so er tingfundurin settur og vit fara til dagsskránna í dag seytjanunda mars og tað fyrsta sum er á skránni er onnur viðgerð á løgtinsmál nummar einogtretivu uppskot til ríkislógartilmælunm mera sett gildi fyri føroyar annordning um mikrafttretivu forferðørini av endrigarekonkurslógi viteri stendur her hvør biður um orðið khristian andreasen
gerso væltakkfyr hara formaður tað er uppskot til rítislógartilmæli um at seta gildi broytingar konkurslógini fyri føroyar um málið hevur vði fyri í rættarnevndini og vit hava havt málið til viðgerðará fundum trýogtjúnda februar og ellvunda mars og vit hava tosað við umboð fyri adokatfelag føroya føroyarætt og landstýrsmannin í umhvørvisvinnumáluum og bárða stein nielsen løgmannin og ein samd nevnd tekur undir uppskotunum vit halda tað vera ein fyrimunur fyri samfelagið at møguleikar verða skaptur fyri at kunna bjarga eina fyritøku undan húsagangi tá fíggjarligu útlitið er fyri at fyritøkan kann bjargast í samráð við skiftisrættin eisin e tað yrimunur fyri samfelagið at møguleika verða skaptur fyri at selja ein sunnan part av eini fyritøku sois tenst parturin av virkseminumka halda fram hóast fyritøkan fyri húsagang serliga tá ið að snýr seg um stórar fyritøkur og at nógv arbeiðspláss kunnu fara fyri sjeyti orsakað av húsagangi hevur tað týdning skjótast gjørligt at fáa fyritøkuna í gongd aftur soeiðsnar avleiðingarnar av einim húsagangi kunnu vera avmarkaðar mest møguligt løgmalui heur upplýst at ætlanr er at gera onkrar broytingar í konkurslógna afturat áðrenn broytingarnar í hesum uppskotum kom í gildi fyrsta januar í næsta ár tær broytingar sum ætlanin er at gera afturat hava við sær at tað verið møguligt at taka aftur eina áheitan til skiftisrættind um skuldarumsskipan eitt um tað verður funnin ein sjálvboðin láss loysn við hesum upskotunum sum nú fyririgur ber ikki til at venda aftur til vanligan gerast tað um mann hevur biðið í skiftirættin um eina skuldarumsskipan vit hava eisini viðgjørt avleiðingarnar fyri feløg sum hava framt brot á vanligar felags reglur eitnú ikki føra bókhald roknskap ella ikki við at avrokna emvig tilta almenna sovíðari tí har kann loyslan í felagin eftir teimum nýggju reglunum dømast ella frádømast rættin at sita í loyðslini so kallaða konkurskarantena vit halda tag r tørvar av slíkum reglum men vitha fingið upplýst attað kanska serliga er viðvíkjandi í verksetarafeløgum at trupulleikin er la at mann ikki ivir heldur reglurnar og tíkann vera vandi fyri at persónar sum stan aftan fyri slík feløg kunnu fáa trupulleikar av hesum reglunum og tí mæla vit til at mann kannar møguleikan fyri at broyta reglurnar verksættafeløgum soðisar tær mest møguligan mun kann slepast undan at loyðslir fáa trupulleikar og í hesum viðmerkingum mælir ein samdnevnd til at

ja tað er ein viðmerking bjørt samuelsen ja takk fyri tað er hetta sum stendur í álitinum um íverksettarafyritøkur har nevndin vísir á at íverksetafyritøkur kanska fáa nakrar avbjóðingar av hesum reglunum eg hugsaði um kristian andreasen kanska eitt greitt itt sindur meira frá hvat tað
hvat snýr seg um
cja takk fyri vit hava havt fund við ella vit hava avat vit hava havtskrásinir føroya inni og tey vita jú hvussu støðan er hjá feløgum tað sum oftast hendir er vissi feløgini sk yvirhaldað formalia so verða feløgin send skiftisrættin tltringsavtøku í tey skinna vera roknskapir til tíðin o sovíðari ha og tey siga tað at tað er kanska serligan galdandi fyri íverksettarafeløg hvar ið ter manglar at senda inn formaliga roknskapur so víðari og vit hava eisini hoyrt intigratiónin fjá skiftirættinum og undir hoyringunum at tð kanska serliga tey feløgini sum hava trupulleikar vi yvirhalda formaliga og tað kemst fyrstog fremst av at tað eri ikki nakað krav um eginkappital til sítt feløg tað er tekna stovnas øliga lætt í ei krónu í partapeningi og tí er tað kanska lættari at hugsa sum so at tað eri ikki so farri til ot yvirhalda reglurnar run og tí halda vit er at vera keðiligt at fólk óforvarandi koma í eina serliga støðu runatíð og tí mæla vit kanska til at mann kanska endurskoðar reglurnar so tað veður sett eitlaran krav um eginkapitalv fyri at hava slík feløg ikki ikki eina krónu sum taðer í dag stað er for lítið
tað er tað sum lgr aftanfyri takk fyri ja takk fyri tað er ikki fleiri sum hava biðið um orðið orðaskifti er enda og vit fara at atkvøða í málinum og sum røðarin r greidir frá so er tað eit samdnevnd sum hevur lagt álit fram vit atkvøða núja eg haldi ein er eir nei tað sær út tial at vit eru liðug at atkvøða tað eru tveyogtjúgu atkvøður fyri eingin ímóti eingin blonk so er hetta málið samtykt við aðru viðgerð og fer soleiðis samtykt til triðju viðgerð vit halda fram á skránni í dag og koma nú til fyrstu viðgerð av løgtingsmál nummar einogfýrs tað er uppskot til løgtinslóg um broyting ílópikentkørilsi um straffiløgin tað er revsilógin skulu hava framsøgufólk fyri fólkaflokkin khristian andreasen fyri javnaðarflokkin eygun samuelsen fyri sambandsflokkin helgi abramsen fyri tjóðveldi hervør polsdóttir fyri miðflokkin steffan klein poulsen og ruttvang fyri framsókn kristian andreasen fær orðið fyrst
formaður tað er uppskot til broytingar í revsilógini sum eru ti viðgerðar og tað er tað eru á reglurnar um kynslig brotsverk sum tað snýr seg um hetta er et øgiliga prinsipielt uppskot haldi eg sum

leggur frammatt uppskot sum ikki er í tráð við tey tilmæluni sum ligga í málinum vit síggja tað av ví málinum at í danmark hevur mann tað revsi rættarliga ráðið sum er hægsti serfrøðingar í danmark sum mæltu frá einari samtykki baseraðari reglu um um um um neyðtøkum vit hava í málinm her tað føroyska revsirættarligar ráðið sum eisini mælir frá at seta hesar reglurnar í gildi og vit hava eisini fróðskaparsetri føroyar sum sita saman og tað sigur sjálvt at teimumímóti slíkum tilmælum leggur uppskoti fram so so eigur tað at viðføra eina serliga grundagar viðgerð í á hesiner málinum her og tað sum kanska er ein trupulleiki í hesini her er tað tta hetta her málið snýr seg um rættiliga torskildar løgfrøðiligar spurningar sum tað er øgiliga ringt at greiða leikfólkið frá og tað sum er at siga um revsilógina tað er tað at revsilógin er ein ein ein ein ein ein lóg sum mann eigur at broyta við størsta varksemi tí revsilógin er ei øgiliga alvorlig lóg sum ásettir nær mann kann revsast eftir revsilógini og tað fær øgiligani alvorliga fylgir fyri borgaran at blíva revsað ti eftir eftir revsiløgini tað kann vera við vera við til at í leggja hnsara lív restina av lívinum og hann kemur eftir straffiregistar og hann kann missa persónligu rættindur og tað eru øgiligani víðfevndar avleiðingar kann tað verða blíva dømdur fyri brottarevsulógina og tí eigur mann í einum í einum øllum at taka hædd fyri tí rætta trygd sum mán vera galdandi rættaar trygdina mugu vit ongantíð fara up á kompromi við

og tað er hetta her maknbýtið ímillum lóggávuvald og drómsvald altso vit hava yvirtikið revsilógina til føroyskt sermál og tað er eitt føroyst lóggávu økinum og tað er løgtingið sum avgerð bæði revsirammur og sovíðari hvat skal verða galdandi fyri fyri hetta slag av málnum tað hevur víst seg at tað verið lítið sindur r trupult at fáa hetta at praktisera tí at vit hava eftir hongdini fingið eina siðvenju við dómstovnarnir hvar teir spyrja altso hevur nú løgtingið eisini inpelimenterað danskar reglur so tað stendur einki í viðmerkingunum hjá løgtingslógini um at vit ynskt at herða revsingunum svíðari og tað er líkasum at mann frá dómsvál sins síðu leggur seg eftir hevur nú løgtingið koppierað nakrar aðrar reglur sum eru galdan í danmark tað nýtist løgtingið yvirhøvr ikkiat gera løgtingið kann saktans hava sí sítt egna praksis og sína egnu lóggávu og sína egnu viðmerkingar og e haldi að e øgiliga prinsipielt áhugavert at lesa viðmerkingara hvat mann sigur at tað hevur ikki verið traditión fyri í føroyum at løgtingið úttala seg um hvør revsingið skal vera tí tað er jú ein partur av maktbýtunum millum lóggávuvald og dómsvald at løgtingið sum er lóggávuvald skal áseta tað yvirorðnaðu hvat klm man siga straffirammurnar meðan tað er dómsvaldið sum útfyllir hvussu lang revsingi skal vera í tráð við tað rætta praksis sum verður skapt viðviða dómsavaldir og óskikkur at at lóggávuvaldið úttalar at vit skulu hava til dømis sjey túsun krónur bót fyri blignaðaskemd ella vit skulu hækka revsingarnar í einum ári og sovíðari tí tað liggur ikki til til dómsvaldiðat taka støðu til tí tað til til lóggávaaldið at taka støðu til tað r nakað o sum sum sum rætturin skal taka støðu til altso oogog og vit hava hoyrt her ja vit hava ikki kunnað dømt fulla revsing tí tað er óvirktum løgtingi evur viðmerkt um mann tók undir við tí donsku broytingini sum hevur hend í milloyaratíð og sovíðari ha og tað er heilt ótrúliga løgið at síggja at dónspraksis í føroyum skal vera annaleiðins tá mann hugsar um at gerningsinnihaldi ta vil siga a tann tann revsa reglan sum er galdandi er eins ljóðandi í danmark í føroyum og við somu revsarómmum at mannkan so allíkavæl pakkarundir av nøkrum viðmerkingum í einari danskari lóg ikki sær seg ella tila hava møguleikan fyri at døma eftir sítnum egna útvístingi og so víðari so so tog tað er eisini áhugavert at tað verður viðmerkt so so so so kraftian er og tað stendur í viðmerkingunm at tað hevur verð eitt tilvitað væl hjá føroyska ska myndugleikanum ikki í viðmerkingunum til lóguppskuli úttala seg um hvørja revsing dómstevnan ítøkilendskum dømi einstøkku málinum eg haldi tð er øgiliga viktugt at hava tað fyri eyga at eg haldi t vit eiga at senda eitt klárt signal út til dóshavnarnar at løgtingið ynskir ikki at útmáta revsingina tað skal dómsmállið gera uttan mun til hvat stendur ví nøkrum donskum lógurum við viðmerkingum tí vihetta málið er yvirtikið til føroyskt sermálm og tað finnastfleiri dømir í í rættarklaksis upp á at revsingin í føroyum hevur verið hægri ennhon er aðrastaðni sjálvt um gerningini haldi er til sama tí man ynskjir at kanska at verja tað føroyska samfelagið millum annað í í í málinum norskumál er verða strangari dømd í føroyum enn í danmark við einum praksisum sum dónsmáldið fastlagt sum sigur ati mann hevur nøkur serlig hensin til tað føroyska samfelagið tað sum er trupulleikin hið esun her málinum er tað er tað at vit hava eina vit skjóta upp eina reglu í í í tvey undað og sekstan um neyðtøku sum gevur virkuligani nakrar løgfrøisligar trupulleikar í mun til rættartrygdina og tað er væl beskrivað í viðmerkingunum eisini á fróðskaparsetrinum at tað kann vera ein ávísur vandi fyri at samtykkja eina samtykkipaseraða ragran lóggávu vera vandi fyri at mann tá dømir fólk í einari rættiligai natúrligari støðu fyri neyðtøku sum kanska eingin hevði hugsað um og har verður so nevnt í teimum tilfarinum har sum tað eg raða seg um pasivitet frá móðpartinum av

hevði ordiliga hugsað sær at tað bleiv glevð til ena neyðtøku altso tað sum liggur ví tí samtykki baseraða er tað at gerningsmaðurin skal tryggja sær at hvli hann skal tryggja seg upp aftur meira enn vist tað er ein sjálvboðin skipan altso tað vil siga at ein sjálvboðin paserað paragraf taðvil siga at øll er eg samd um at kynslu samband skal byggja á sjálvbodni tað skal vera fríviligt og tað skal ikki vera undir tvang og so víðari sovíðari men tá mann so flyt tað yvir til tað samtyki passeraða so so tekur tú ov skerpa tað í mun til gerningsmannin at hann skal tryggja sær við atferðini og og orðum og og gjerning um svíðari at tað fyrieitt reelt samtykki og tað verður væl ber skrivað her ið eisini serliga viðmerkingi rá ffróðskaparsetrinum ati at at tað kann í í hesum førum geva andleiting til rættar trygdarligar spurningar

at sær verða sagt at øll serfrøðingar mældu til eina sokallaða friviliis skipan altso alto hvat mann tosar um at tað skal vera sjálvboðið heldur enn samtykki men allíkavæl gjørdi mnnein politiska semji í danmark um an tað skuldi vera samtykipaserað

tað bleiv gjørt fyri at slppa undan at ákærd blivuð fríkendi ávísum málium har har samløgan ikki var

og og tað vil siga tað atð endamálið við teimum donsku reglunum um sjálvbonni tað var at herða reglurnar men allíkavæl so kom mann fram til nakað annað enn taðs serfrøðing segði nemligan at mann kom fram til eina samtykkibaseraða reglu og meirilutin í danska rættarráðnum segði eisini tað ati altso visti vst han heur eina reglu um sjálvbodni so er rættartrygdin hægri enn ein samtykkipaseraða áseting millum annað tí tað kunnu vera støðu við pasivitetið sum er ringar at tulka ímóti einum kravi um samtykkið meðan heftir eina sjálvboðið skrundaða skipan kann vera meira greitt í eini støðu merkar pasitetið at báðir partarkortini luttóku sjálvboði krav um samtykkið kann tískil hugsast at koma í koma at kriminalisera atburð sum mong halda vera natúrligam í høpi av menniskjaligum paradansi atso vit eru inní einum umráði hvar ið tú hevur tað ereitt øgiliga eymt umráði hvar mann ikki altíð tosar saman og hevur sama sprog og so víðari sovíðari og tað er øgiliga lægtat partar kunnun ikkilógvnn annan í einum í einum erotiskum samanspæli og tað sum eg bara vil vísa á tð er tað taðhevur altíð verið ein meginregla fyri atkunna revsa tað er tað gerningsmaðurin hevur innsæð ella burdi inn sæð at tey hann gjørdi var í stríði við ynski og viljan hjá hjá kvinnuni við steðað neyðtøku ogso víðari her verður sagt tað at í hessum førum kann mann við at skerpa kravið um um samtykgi gera tað at ein natúrligur atburður blívur kriminaliseraður og blívur revsiverdur og tá vit so samt hugsa um tað at vit hera revsingina fyri neyðtøku tað stendur enntá her í at at at nú er normali revsingin kanska kanska upp trý ár av fongsul altso so so eg haldi at vit eiga at verða øgiliga forsiktur íð hesu her málinum her at vit ikki leypa loysnin og bara vilja til frest illa nann ei ett anna politiskt signal og so víðari sum sum sum ikki ney venda er basera ppalfakliga fakligheit øll faklig tilmæli í hesum málinum mæla til eina sjálvbodna skipan og ikki eina samtykkisosiskipan og so spyrji eg meg sjálvandi hví skulu vit í løgtinginum gera nakað annað enn tað sum serfrøðin sigur á einum øki sum er so torkilt fyri leikfólk at eg dugi næstan ikki atforklárað vanligu fólki hvat er tað sum eg tosi um her tí taðheur nakað við forsett at gera sum er tað mest grundleggjandi infyri inanfyrð løgfrøði sum sum eg pástandi vanlig fólk ikki altíð duga at skilja fult út og tí má eg siga tað at hetta málið kemur y í rættarnevndini og eg ætli mær hvussu at hava hana at hava eina serdeilitgrundi at viðgerða málinum áðrenn eg tori at taka undir við nakað sum eg nú havi fingið at vita eisini frá dómarum betýðir vánaligari rættari trygd fyri ein gernismann í einari støðu sum er ógvuliga torfør og ógliga torkilgt at analisera fyri løgfrøðingar tá mann nú skal frávíkja tað kravið sum eitur forsetts kravið í samband við eina samband við eina eina so alvorliga gerð sum og
tað haldi eg vitleiga javnusetti ansa væl eftir takk fyrra formaður ta fyrr efta eru nakrar viðmerkingar
fyrst eygum samelsen ja takk fyri harra formaður ja eg kann gott fylgja christian andreasen í at her eru nokk nógv prinsipiell ting í hesum her men eg veit ikki um mann kann seta tað so skart upp tað ljóðar næstan sumchristian andreasen heldur at visti mann hevur samtykki baseraða lóggávu so er eingin rættartrygd fyri tann tann man siga tann sum fremur hesa gerðina men nú hevur tað hendan lógin virkað í eitt ár í danmark og tað sum mann sær har er at tað eru eg haldi talið av fólki sum hava meldað er vaksið hálvtrýss prosent og tað er eisini revsiella ákærurnar talið av ákærum sum eru reistar er eisini vaksin munandi og har er so hvørfall onkur professari í ein sum eitur millum annað ein sum eitur trina baðumbak sum er professari í revsilóg sum sigur athjypnalumsuniversitet sum sigur at at hetta heri eftir avgjørt ein batit fyri viðgerðina av sovorðnum málum at mann hevur samtykki grundaða lóggávu

so er tað christian andreasen takfyrhara formaður eg eg má siga tað at eg ætliði mær soáðrenneg tak ik taki støðug t upskoti so vilja ha tað gjarna øl viðgjørt í rættarnevndini og egvil gjarna a tað nærri anoniserað tí eg síggi í í í í eg vi eisini tosa við fakfólk sum siga tað at g eru komnar støður hvar mann dømir eftir einum samtykkipaseraðum reglum sum mann ikki vildi kunna dømt vist tað var talan um eina eina sjálvbodna sjálvorðadag og tað stendur eisini í tí tímum donsku viðmerkingunum at dervvordiforðstórið bestemmar sær milviseftir at jusipins siðu ofals kunnu føra til forskelji resitat er eg við sær pasivitetssipulatiónir taðvisia at har eru støður sum verða tulkaðir ymiskt eftir ennari sjálvbonnaðari orðaljóð ellað i eini samtykkipassari orðaljóð og tað haldi eg e lísindir farligt tað vil eg gjarna hava nærri at vita um áðrenn eg tori at
takka áðrenn torir at kvølda fyri fjaksmenn
orlja takk fyri formaður tað blivu gjørdar nakrar kanningar frá tvey túsund og fýra til tvey túsund og seytjan tað varu ákærur ímótir seks við børn undir fimtan ár og har bleiv tú eisini útgreina hvat fyri dómar hesi persónarnøtu fingið teir sum høvdu fingið teir sum blívið dømdir og mær vitandi kanst tú fáa ein dóm upp í tólv ár men minnist meg rætt haldi eingin fekk oman fyri í eitt ár so standi eit sindur spyrjandi men hví er hví eg veit væl viðskult passa eitt sindur upp á tí at eger skulu vit fara inn og seta dómar á men tað kann undra at tað er so nógv í dómar ígjøgnum trettan fjúrtan ár har eingin hevur fingið ein dóm sum sum í morrin eitt ár ta tað kann vera for upp í tólv ár og tá haldi eg tá er ikki tá ið róin lógin iki rætt samansett og eg síggi eisini at lógirnar ella dómarnir sum vit síggja niðri eru harðari en teir sum r í føroyum og tí haldi eg tað tað
pá standa eitt sindur mát við tað brotsverk sum tú hevur gjørt
ckristian andreasentakfyri hara formaður at sambært rættarpraksisin er revsingin herd munandi við samløgu slep børnun umdi undir fimtan ár og tað er einki at óvanligt at fáa trý ár trý hálvt ár í dag fyri tað í hesum uppskotunum verður so sagt at mann ynskir at at hækka revsirómmina so so revsingin veðurhækkað við einum ári í mun tilhvat yeri árinn og taðe fyri at fylgja tí tí tí danska praksis tað sum eg bara siga tað e tað atað er undrarligt at vit skula verða noydd til í løgtinginum at skriva ein asera tilfeldiga orðingí eina lóg og so koma við viðmerkingum at vit ynskja eitt ár afturat tá ið mann tá tað eru í egnligum dómsvaldið sum sum skal avgera tar taðer tær
men tú meitir tað sum vit hugsa um
ja soer tað pállareynatygvuja takk fyri formaðurin uttan at taka støðu til uppskotið so má egt siga at eg eg hvakk eitt sindur við tá ið eg hoyrdi framsøgurøðuna hjá formannin í tingfólkinum hjá fólkaflokkinum tí ati tí at eg sá hetta at vera meira eina eina røðu ímótir uppskotinum enn enn fyriuppskotinum tað undrar meg at at at samgongan blívu við at leggja mál fram í tinginum sum eftir mínum tykki ikki er liðugt viðgjørd sum eitt samgonguprosjekt alt gott um parlamentarisku spælireglurnar men tað er øgiliga haldi eg bæðiórógvandi og eisini forvirrandi fyri samlaða politisku skipanina at sjálvt samgongan ikki kemur niðan við rímiliga greiðum politisk
takk fyri
ckristian andreasen takkfyriha formaður eg vil ikki siga tað tað er at tað er tí at mann er ósamdur at heta er eitt heta e eitt mál sum krevur ordiliga viðgerð og eg haldi ikki at mann kann snakka um andstøðu og samgongu í einum í einum revsilógarmáli tað er trósalt nakrar aðrir normar vit tá hava við at gera ein ein politikk altso so eg haldi ikiat ann skal dríva politikk hjá einum revsulógina tað hevði ongantíð hildið tað má vera tað fakliga og tað rætta og rættartrygdin og tað sum telur har og ikki politiskur litir tað er ein ein ein skylda hjá mær sum formað írættarnevndini at vísa á hvørja trupulleikar eg forbundin við etta her so hvat er so komin til at hannhava tosað við rættarnevndina og havt hoyringar tað veit eg ikki altso so tað er ikki avgjørt enn hvat eg fari hvar e hvar
hvar mín jógva liggur
ruttvangtakk fyri ja eg trúgvi tað er neyðugt at viðgera hetta her sum khristian andreasen kemur inná og tað varð eisini viðgjørt á tí fundinum sum løgmaður hevði kunnandi um hatta evnið men soleiðis sum eg skilti støðuna tá altso vandin fyri at onkur verður dømdur av órøttum er ikki natúrvuliga størri í einari samtykki baseraðar óg samheft við einari fríviljuheitspaseraðari lóg tað tað var hvussu mín fatan á tí fundinum eg kristian andreasen
ir við tí niðurstøðuna
tak fara framaður ja upprunaliga hevði eg eina fatan av at tað kundi fyri so agt gera tað sama hvat jóraleiga mann brúkti men tí aftar hann va farin longu niður í materin í málinm hava lisið seg eitt sindur upp á hepeint tosa við fakfólk so eru tað longu nú dómar sagdir hvar eg mann nokk villu sagt tað var tað talan mína sjálvbodna orði orðing so vildi viðkomani verið frídømdur tað vikki at tú hevur niútvíðka tú hevur kriminaliserað ein atburð sum eg haldi man eigurat vera øgiliga varsamur við at kriminalisera tí tá eg man úti í eina grásovninum skjótt kunn henda mistøk ogu síðari og ta er akurát tað sum eg siga at eg eg vil siga tað eg eri lísinit betri ílatin í dag at tosa ímaterain va kanska tá tíverri men men men tað er að rtað r fakkið tað sum fær meg til at vera eittsindur betonkilin her altso tað er eitt sinur av
tað er faglig vitan eg havi faktiskt altso takk fyri
jakovestergaard takk harar formaður eri rættiliga samdur í útleggingini hjá christin andreasen um tað sum eitur samtykki ella sjálvboðið eg dugi eisini at ímynta mær kanningararbeiði hvussu trupult tað er í einum sovornum máli tað havi eg eitt sindur av kentskarpr til tá ið tað snýr seg um hasar hasar greinarnar og tá ið tú fer inn á hesi so dugi eg øgiliga væl at síggja trupulleikan er púra samdur tí sum kristian andreasen nevnir um hettar og so vil siga eitt afturat tað er øgiliga løgið tí her verður oftani sagt mann skal fylgja serfrøðingi altso serfrøðin er tann sum skal skal fylgjast tá ið tað kemur ja eg havi umsitið fiskivinnuna mað mær næstan eg veit ikki er skeldaður út sum mann ikki fylgir serfrøðili mann má ansa eftir hesum her sum er uppi í tíðini hesum politisku rákunum at mann ikki loypir á leislan sum christian andreasen sjálvur sigur men onkursvegna seta niður oynni í voð at saklitin er voð og fylgir til serfrøði sum
fer á
christianandtakkhara formaður ja eg eri púra samdur vð jakuvestegard í at vit skulu ansa eftir ikki at baralata okkum fella á á einum sovorðnum populistiskum alt við at fylgja streyminum og eg tað undrarvist meg til dømis assum feagsskap sum andast í internationala skal vera fortalari fyri at broyta lógina til eina samtykipaserlig at eg trúgi at at at at endamálið hjáinternatinalum vera at velja rættartygdina hjá fólki og sovíðari eg veitkki hví mann fr in handan banan at fara at tosa um revsilegur ogsovíðari og eg má siga tað at eg eg eg føli at tann semjasin beiv gjørd í danmark var øguliga politisk lita og mann skal fylgja streyminum og svíðari og tað ætli egmer sa ikkiat gera eg ætti mær at brúka ein ein fak
er tá eg taki støðlað her takk fyri harra formaður
ja og so er tað stefan kleivin poulsen ja formaður vit vit hyggja ofta eftir øðrum londum sum tí tað er ofta ein onnur lond sum hava samtykk líknandi lóðir áðrenn vit men men tað er ræða kortseðan at danir hava samtykk tað so lóðna samtykkilógina og og summi vísa eisini svøríki og og fyri mær er tað eitt sindur ógreitt at at finna tað hvat svøríki og samtykk tað verður eisini k kallað ein samtykilóg men men er tað sjálvboðið prinsippið sum sum er galdandi í svøríki og veit kristian andreasen siga hvar er faring mann gjørt sær av tí í svøríki
teir partar sum vísa til svøríki í hesi sambandi
ttakkvyhra formaður tað er nokk so stórur munur á traditiónini í danmark og svøroyki inan fyri revsirætt og ein ein ein svensk revsilóg er oftan trupulitr hjá mær at lesa og tað er eisini trugulað mær at finna útav hvat praksis er á svøroyki ð her øgiliga sjáldan tú sært svenskt rætpraktiskt brúkt við donskum sakum men tað tað sum eg havi lisið fram til tá ið orðalegur su eg hvi sæð so síggi eg ikki tað at hað er ein yiorðaliga víðari kanska meira ein ein fríviliga skipan sum sum sum er galdani hagar enn enn enn nakað annað og tað sama haldi eg eisini tá i mann lesur ta íslendsku straffilógina so so ivist í hvar ið tá ið eg er henni í hesun her spektrum
takk fyri formaður ja takk fyri so er tað næsti røðari og
takk fyri harra formaður nú eri eg ikki fakfólk upp á tann mátan sum undanfarni røðari men eg haldi allíkavæl mann kann fyrihalda seg til hetta málið tí tað er ein spurningur um um mann bara tosar jura ella mann eisini tosar kanska eitt sindur hálningar og tað er jú hetta er eitt emmál og tað er nógv serfrøði til og tað er ikki øll serfrøði sum er so sum er á einum máli so hetta er nakað sum kann diskuterast harra formaður í tvey túsund og sekstan tá samtykti almannaráðið saman við seg frá og løgregluni at fara undir eina miðvísandi kunningarkampanju undir slagorðinum seks krevur samtykki eitt átak sum eftirfylgjandi varð sopulerað við myndkrev ið samtykki og seinni eisini nakað við haturstalu hesi átøkini vóru serliga rættað ímóti ungdóminum og eg haldi mann kann staðfesta nú seks ár seinni at ungdómurin hevur tikið hesi átøkini til seg men endamálið við hesum átøkunum tað var og er umframt at upplýsa eisini at viðvirka til eina hugburðsbroyting nevniliga at vit eiga at kenna og virða mørkini hjá okkum sjálvum og øðrum og at tað krevur samtykki tá tað snýr seg um samveru við ein annan persón tað var tað sum var endamálið við hesum uppskotinum ella við hesum átøkunum og tí hava vit faktiskt leingi líka síðani tá havt eitt sovort glopp kann mann siga ímillum ímillum samtykki hugburðin og ta lóggávuna sum vit hava í dag í samband við neyðtøku í tvey túsund og tjúgu varð so samtykki grundalóggáva samtykt í danmark og nú hava vit so eitt lógaruppskot um hetta her í føroyum og tað er nakað sum vit í javnaðarflokkinum taka væl ímóti at hetta uppskotið nú er komið ítøkiligani so snýr uppskotið seg um mann kann siga trý ting tað eina tað fyrsta tað er hetta her við at at visti mann hevur samløgu við ein persón uttan samtykki so er tað neyðtøka og so er tað einnaggrein sum definerað hvat samtykki er at tað skal vera komin til sjóndar við orðum ella gerum ella síggjast í tí ítøkiligu støðuni ella høpinum sum sum tað er sum tað fyrri gongur í og og tað er kanska har í hesin her definitiónini av samtykki at mann kemur inn á tey prinsipiellu tingini tí at sjálvandi tað er eyvnt við próvbirðu óansæð í sovorðnum málum óðansama tosar um sjálvboðisprinsipp ella á samtykki prinsipp so er tað eitt øgiliga øgiliga eyn mál og kanska í báðum førum ikki so lætt at diskutera hetta her við men men hetta her við at mann sigur hetta her við at tað skal síggjast í tí ítøkiligu støðuni og hopinum har kemur mann nemiliga inn upp á nakað sum mann kanska ikki ikki fær við tí sjálvbodna av prinsippinum hetta her við at mann tekur støðu til het her við passi við tt at at tað vísir seg sum eg havi skilt at millum annað frá andað esti at at tað eru kanska hálvfjerðs prosent av ofrunum sum frysta tá tey koma í eina sovorðna situatión og kanska er mann so bangin at mann er passigur tí mann bara vil hava tað yvirstaðið og sovíðari tað eru nokkur ting sum mann veit og tá tá má mann taka tað við tð tað betýðir ikki at mann hevur sagt ja at mannv givið sítt samtykki at mann er passigur tað er í hvussuer ein diskussjión tað triðja broytingina í hesum her tað er hetta her við at mann hevur havt tveir dómir í føroyarætt í eystara landsrætti har rætturin segði at hann ikki kundi herða revsingina uttan fráboðan frá myndugleikunum í føroyum og tað er nakað sum mann annars væntaði fór at verða gjørt út frá tí lóggávuni sum bleiv løgd niðan her í eg meini tað var í tvey túsund og seytjan ella har á leið hvussu er í undanfarnu samgongu og har kemur mann eisini inn á nakað sum er ræðuliga prinsipielt sjálvandi at tað tsum undanfarni røðara eisini var inni á hetta her við at at at um um tað tað døma nei útinnandi valdið skal leggja seg út í at at áseta revsing so ítøkiliga meira enn revsi rammu sum hetta her uppskotið eisini ger at mann í fleiri førum sigur at revsingin skal hækkast í einum ári ella við tí dupulta og so víðari tað er ein øgiliga prinsipiell diskussión men eg havi hug at siga tað ati at pá einell annan máta kann mann siga at dómsvaldið hevur prookerað løgtingið til at gera hesi tingini tí at mann samtykti na eina lóggávu har mann gekk út frá dómarir fóru at ella at dómsvaldið fór at døma út frá tí og fekk fari so at vita beinleiðis at tað kann dómsvaldið ikki tí at vit tað tað tað útinnauivaldið ikki hevur úttalað seg aktivt so sum eg havi skilt málið so eg eri samdur tí at tað r øgiliga prinsipielt at at mann sum dómsvald fer inn í tað og at at so so nágreiniliga inn í hetta her við revsing at áseta revsing tí tað er jú uppgávan hjá dómstovunum men av tí dómsdovnandi ikki ein gongd taka altso sjálvur líkasum leggja upp til tað so so er tað spurningurin um mann kann verða noyddur til tað og tað hevur mann so vorderað frá løgmansskrivstovuni av so sum eg síggi hetta lógaruppskotið at mann hevur fólkt at mann verðuð noyddur at áseta nøkur ting í lóggávuni og tað má mann so fyrihaldast til sjálvandi hhetta snýr seg faktiskt um hetta her við at at taer at tá mann hevur eina neyðtøkuáseting sum er grundað av samtykki so betýðir tað tað at tað er tað er altso tað hevur ikki bara týdning fyri hvussu tað verður mett og tað verur viðgjørt av á politinum og ákæruvaldinum men tað er eisini nakað við hesari hugburðsbroytingini sum eg nevndi við mínum inngangi at mann varpar ljós á mann skal virða mørkini hjá hvørjum øðrum og frælsi hjá okkara medmenniskjum oman hevur rættin til at ráa yvir egnum kroppi tað eru líka sum nøkur prinsippir sum hetta byggir á og sum vit í langa tíð hava roynt at lært tey ungu við forskelligum átøkum øh her eru rættiliga drúgv hoyringsskriv sum eisini vísa á frá forskelligum pørtum nú var undanfarni røðara nokk o nógv inni á tí løgfrøðiliga so eg haldi eg taki okkurt onkur av hinum tí at eg eri heldr ikki løgfrøðingur men eg kenni diskussiónirnar til dømis megt sum vísir á at tað er viktigt at varpa ljós á at hvussu borgara við við kognetivum ella sálarligum breki kunnu verjast tí sum tey vísa á kanningar so eru meira enn frá eeina frð á septembur í einogtjúgu var meir enn triðja hvørt offur sum var út fyri ágangi hevði eitt kognetift ella sykusbrek og tað er ikki orsøk til at halda t tað er øðrvísi hjá okkum vit hava eisini havt stórar kanningar um um harðskap tann sum amr gjørdi í tvey túsund og ellivu sum vísti at at heilir tjúgu prosent av føroyskum kvinnum hava upplivað seksuellan harðskap ein av fimm kvinnum tað er rættiliga allarmerandi vil eg siga og sambært annesyso eru tað dpult so nógv sum aðrastaðni í europa har talið er tíggju prosent so at mann kann ikki siga annað enn at hetta er ein veruleiki sum er til í okkara samfelag sum vit so mugu fyri halda okkum til so ella so h og vit vita eisini hetta her við at tað verður eftirlýst frá fleiri pørtum við tilbúgvingarætlan og at mann meira miðvíst hvussu manin hjálpir og tí at vit vita at tað r eitt greitt samband tað vísti hendan kanningin faktiskt øgiliga allarmerandi kanningin frá almanmánaráðnum um hettaer sambandi millum kynsligan ágang og heilsutrupulleikar óarbeiðsføri mann fótaði sær faktiskt ikki ordiliga arbeiðsmarknaðinum og tað var líkasum mann mann var í øllum teimum truplu bólkunum sum mann plagar at seta upp øh summi eftirlýsa tilbúgvingarætlan og har vil eg siga at vit hava kanska eina øgiliga fragmenterað a g mann hevur hetta her harðskapsætlan hjá almanmanaráðnum o man hevur kriv smann hevur viðgerðartilboð fyri ókeypis viðgerðartilboð fyri seinárinn og mann hevur núe fingið neyðtøkutilbúgvingina á landssjúkrahúsinum sum eru kortsjaðni sum kanska ikki ordiliaer farin at virka mann hevur øgiliga nógv sovorðni ting eg eg veit ikki ordiliga sikkurt eg havi eitt sindur hug at hellau til tey sum siga at vit burdu havt tað kanska greiðari orðaði av tilbúgving eitt annað tað er so hetta her við at til dømis almannamanaráðið og onkur annar eisini vísir á at at fara í yvir til hesa lóggávuna tað krevur nógv meira upplýsing og undirvísing har løgmansskrivstovna sum bara viðmerkir at mann hevur ikki nakrar planir sjálvur men mann veit hvat sigur frá og tey gera har haldi eg mann kundi farið inn og og kanska játta meir pengar til tann partin tí at tað er øgiliga viktigt tað nyttar ikki bara lóggávu og so slett ikki eina sovorðna lóggávu sum brýtur fullstendiliga við kanska at vendipróvberini høvdið og innføri nøkur onnur prinsippur at mann so iki eisini leggur stóran dent á tann upplýsandi partin tíðin gongur skjótteitt annað sumsum manglar í hesum sum eg haldi manglar í hesum uppskotinum tað er kanska tí at mann nokk ikki hevur nátt tað tað hendaði o nógv ting aftaná samtykkilóggávuna í danmark kom mann eisini yvir fer mann eisini innført nakað við revsilógini um hetta her við at brúka orðið legatá eitur børn børn undir tólv ár sigur mann tað tað má vera øll børn sum eru undir fimtan ár at tað má vera tað má vera neyðtøka og ikki samlega tí at mann hevur sæð fleiri dómar har tað hevur kanska verið onkur sum hevur verið trettan ár og sá ein ein sum verið í tjúgunum at mann e sagt at ta trettan ára gamla barnið meir ella minni er verið við upp á nøkur ting ella fara í eitt forhold til viðkomandi og tíman dømt øðrvísi men eg haldi tað er púra rætt at neyðtøka ella børn kunnu ikki taka støðu til tað og tí eigur mann at hyggja upp á tað sum ein uppfylging av hesari lóggávuni øh eg nái ikki meira har hevði nógv meir hjarta harra formaður meni eg vil siga at samanumtikið so fegnast vit í javnaðarflokkinum um hetta málið er komið vit vilja sjálvandi geva te eina gjøllaviðgerð g haldi mann skal taka allar diskussiónirnar prinsipiellu diskussiónirnar upp men vit fara so í hvørnfall at gevt eina góða viðgerð og taka undir við hesum málinum

ja so e ta viðmerkingum frymun rasmussen ja takk fyri harra formaður e sum eg skilt sum eg havi skilt lagnum so er hetta her seks skriv samtykki komið fram í um summarið eg veit ik um tað hevuraá tveytúsun sekstan ella næra að verið og e kann vera at eygum samelsen sjálv var við til ein av teimum fremstu í tí og eg haldi tað er øgiliga gott endamál og og at at mann at tað skal vera skil í í tí partinum men tá tað kemur til lógarverk so mugu vit ansa eftir at at lógarverk ikki verður smíðað eftir einum góði deg sum verð gjørdur av einum kanska a einum reklamber o ella eitanas sovarðt ha tí at endamálið er at fáa fólk at skilja tað at seks krevur tað at at bæði vilja men at men tey lógarverki og fólk skulu dømast so mugu vit hava tað soleiðisnar at tað kann berast á mál og tað at tað fleiri sum eru ímóti tí sum hava skil fyri tí tað haldi eg vekja onkrar klokkur hjá okkum fáa

hehjergunnes homorsen ja takk fyra formaður við se frimoudrasmussen heldur at at seksta átøkini r seks kr ivur samtykki og mynd grivið samtykki og so víðari bari er ein fiksti deg hjá einum relmufyritøku so tekur hann no siga grúvuliga feil tí tað liggja á nøkur grundleggjandi ting aftanfyri nettum tær trupulleikarnir sum við við mann hevur havt harðskapsætlanir og um kynsligan ágang og sovíðari í nógv ár í almálmálaráðum mann byrjaði í tvey túsund og ellivu vístminnis rætt og mann hevur arbeitt við hesum málunum og hevur sæð at tað skal nakað til fyri at upplýsa teimtey ungu og hjálpa teimum ungu so tey ikki koma skeivt í býin kann mann siga tað er øgiliga miðvíst og og tað er nógv sum liggur aftanfyri tíðin er so stutt hitt við løgat løgfrøðingar tosa ímótir tað skal mann absolutt taka í álvara men tað eru ikki allir løgfrøðingar sum tosa ímóti hesum er nevndi í einari viðmerking um ein professara á kemurnaasuniversitet sum sigur at hetta sum tekur undir við hesum her í mátanum og tosar mær faringarnir mannhevur havt í danmark eitt ár annað styg hevur eisini fult av løgfrøðingum sum
kanska eisini eru serfrøðingar innan fyri hetta økið so tað er meira tað at eg ikki semja í um tað men tað skal absolutt takast í álvara takk fyri so er tað
ja harra formaður hetta málið snýr seg um at gera nakrar broytingar í revsulógini og í samband við neyðtøku og sjálvandi tað sum færið størst viðgerð og sum er kanska merst diskutera tað er hetta her við vyri at mann fer yvir til hettar samtykkis prinsippi og tað snýr seg sjálvandi um at flyta markið fyri nær kynslig samband viri a roknað sum neyðtøka frá at tað skal verða tvangu vold til at tað skal verða ikki samtykt

mann kann siga at tað vit fara í prinsippinum til ta støðu at kynslív sum útgangsstøði er ólógligt men tann einstaki kann gera tað lógligt við einum samtykki vit fava í dag at kynslív er lógligt vist tú ikki er tvang vit fara til at tað er sum útgangsstøðið ólógligt við smótpartin ikki hevur givið samtykki fyri tí øvuta og tað er øgiliga prinsipielt í danmark har broytti mann lógina fyri einu góðum ári síðani og tá segði stjórnin og hennara stuðulsflokkar at hetta var søguligt og eitt stórt framstig á javnstoðusøguni og so framvegis men serfrøðingar ivaðust í um hetta fór at broyta nakar serligt upp á talið av neyðtøku dómum eg veit iki hvussu gingið síðani eg sá onkur tøl sum vísta at tað var nógv fleiri mál men ikki nógv fleiri dómar e so okkurt tað sum vísti ein dómur men eg veit ikkium tað var rætt tað varokkurt talið so onkustaðni og men hattað snýr seg øgiliga nógv um prinsipp tí sjálvandi eru vit øll samd um at neyðtøka eigur ongantíð verða góðtikin men hvar er markið fyri nær tað er neyðtøka og tað kann vera øgiliga ringt at prógva og tað sum altíð er trupulleikin í sovorðum málum er tað at at tað er pástandi ímóti pp ástandi og eingi vitnir til staðar har eru bara tveir persónar har annars sigur eitt og hin sit ta øvuta hvørjum skal mann trúgva og har kanst tú sjálvandi har kanst tú sjálvandi tá að tá harðskapur ípií so kanst tú sjávandi brúka merkir á kroppinum og annað sum sum sumsum prógv men hvussu kanst tú tað eingin merkja kroppinum um ein sig ella nei altso taðvil siga tú hevur ikki heldur tað at halda teg til og vit koma til ttær grundleggjandi prinsippið hvat er verri at ein sekur gongur fríur ella tá a ósekur verður settur fastur ella verður so hetta er øgiliga prinsipielt og øgiliga trupult nú veit eg at at tað verður sindur slipið glens og og o kritikara koyra eitt sidu upá tað her skuldu kona og maður skriva undir pappír áðrenn tey fara í song og sovorðið tað er væl ikki har vit eru øog og og ein ein samtykki kann jú bæði vera munnlig og og vera kropsmál mín trupulleikin blívur so aftur tað er sikkra báðir partar skilja kropsmálið líka og tí koma misskiljingar sum sum kunnu fara av av sporunum

men grundleggjandi so er tað tað t at tað skal ikki era nóg mikið at annar parturin ikki segði nei nú skulu báðir partar siga ja og tað er eingin ivi um at flestu menniskur vita nær tit samtykt og nær tað ikki samtykt tað tað er nokk ikki tað sum er er tað vanligi trupulleikin men men hetta snýr seg sjávandi um at tann sum eg iva skal spyrja men hetta broytir ikki próvberina tað verður framvegis ákæru valdið sum skal prógva at hetta var var ein var ein neyðtøka og tað verður framvegis trupult og í sovorðnum málum tá ið tað bari spurningur um um mótpartin hjá jarð ella nei tá var tað upp aftur truplari enn tá i tað er harðskapur úppi í tí tú kanst ikki vísa á merkir á kroppin ella ella nakað og har vóru par tveir persónar til staðar og teir hava hvør sína frágreiðing so hetta her verður øgiliga ringt at prógva men tað er helst rætt at gera hesa broytingina tað snýr seg um prinsipp sum tó neyvan fær tann heilt stóra praktiska týdningin tað fera framvegis at verða pástandur móti pástandi í sakamálum har eingi vitni er til staðar vit fara

ati kynslív er lógligt uttan t tað er tá tað er neyðtøka til at kynslív í prinsippinum er ólógligt uttan so at onkur sigur ja som vit koppa tí á høvdið men próvbiran verður framvegis tað og so kemur hetta her hendan stóra diskussiónin á jøritiskum støði um um hetta her fymiljuevsprinsippi og samtykkisprinsippi og har vit sum ikki arbeiða dagliga við við sum sakførarar hava øgiliga ringt at fylgja við hvat markið gongur og tá i mann lesur hoyringsskrivin so sær mann at flestu partar siga ja hatta er gott og og onkur skrivur at taka undir við tí onkur fegnast men tá tað kemur til tey sum arbeiða við hesum her altso til dagliga so innan fyri jurða so eru tað ikki so grúvliga avgjørd tey eru meira ivandi og og og og spyrjandi so so hatta er eg ivisti í at at kristian andreasen sum er formaður í í rættarnevndini lovaðit vit fara at fáa eina eina eina spennandi viðgerð í í í rættarnevndini tað tað ivisktki í at vit fara at fáa eg eg haldi at vit sum sum ikki kenna so øgiliga nógv til lesa detaljuna at vit fara vit fara sikkut at læra nógv av hesum málinum tí at hetta verður nokk ein spennandi viðgerð so eg fari ikki at siga nú upp á forrond um hvat hvat hvat hvatútgangsstøðið verður jú eg sigi tað at at tað er helst rætt at gera tað men um tað koma broytingar í ella ikki tað tað fór ikk at siga áðrenn tí at eg trúgvi at at viðgerðin í rættarnevndini hon kemur at hava øgiliga nógvar
í hesi málinum takk fyritakk fyri js
jaspurlang eina viðmerking ger so væl ja takk fyri harra formaður og takk fyr helgja abramsen eg skilji at tú kanska efthelgi abasen hevi lísindr skeptiskur um um málið eg hugsi at verandi skipan ella veranverandi lóggáva er nokk ger tað nemliga øgiliga trupult at taka støðu og døma í hesum málinum eg gangi út frá at júst íman hevur farið inn og gjørt eina samtykkibasverðaðí lóg fyri at umgangast hendan gráa sonan og har tað er trupult soleiðis a mann eitt anastað er a eitta ivamál at mann so hevur gjørt gjørt vart við seg og og tí gangi út frá at henda lóg kann eg ikki hugsast helgi abransen at tað er kanska ein orsøk ígjøgnum formannin atað er in orsøk til at lógin júst er gjørdi
p hendan mátan
harra formaður altso skeptiskur ja altso eg eri slett iki iva um at at neyðtøka skal undir ongum umstøðum góðtakast ttað skal eingin ivi um tað og vit skulu ikki alt fyri at forða tí men men tað sum eg eri sindur skeptiskur við tað er at eg ræðist líka nógv tað at ein ósekur verður dømdur sum tað at ein sekur gongur leysur altso tað tað eru tvey ting sum eru øgiliga grundleggjandi og og tí mugu vu ansa eftir at tann sum verur dømdur er sekur og tað sum eg eri skeptiskur við tað er hetta verur so trupult at prógva og próvbiður hann verið framvegis hjá ákæruvaldinum og og har eru tveir persónar sum sum vóru til staðar og teir komu hava hvør s ína frágreiðing og í mun til tá ið harðskapur úppií so eru eingi merkir at kroppini ella nakað sovorðið tú kanst vísa tað á tavil si at tað verður trupult at prógva og tað er har eg eri skeptiskur men eg hevi sletti ikki iva um at at neyðtøka skal undir ongum umstøðum góðtakast
perfekt
ja takk fyri eygum samuelsen takk fyri hara formaður tað er púra rætt sum helgi abramsen sigur at hetta her við neyðtøku tað er trupult at prógva og tað er trupult at prógva í dag tað er trupult at prógva kanska við samtykkigrunddagum og tað er eisini við sjálvbodnum at tað er líkasum ta er hetta er ein sovorðnur eitt øki sum er so trupult og evnt at eg trúgvi at tð tað vilja vera vinklar í øllum prinsippum sum mann brúkar í hasum har um mansn skil brúka sjálvboðið so er tað nakrir proplematikkir har tað er trupult um at brúka dgrundalag so er tað nakrir aðrir prolematikkir har tað er trupult so so pá tann mátan er tað nakað sum mann kanska má má viga fyri ímóti og so tekur mann støðu hvat prinsipp mann brúkar men tað eru altso professarar o í løgfrøði sum eisini siga at royndirnar eru góðar við samyilógini í danmark sjálvt um hon bar hevur verið galdandi í eitt ár otað r tað er kanska eitt sindur tunt grundarlag men men að er
er eisini tað er ikki bara serfrøði sum sigur tað er skeivt
helgjiabramsen harra formaður nei altso eg eri slettiki iva um vit skulu gera alt fyri at ein sum ein sum ger seg sekalig neyðtøku fær sin útav um eg eri bara so bangin fyri hinum at ati ein sum er ósekur eisini farin útóm og og tí skal tað fyri altíð verðini ansast eftir hvussumann gera hetta her øh og ogtað er sikkurt onkur onkurprofessari sum sigur hatta er gott men eg havi sæð øgiliga nógvar professarar og onnur innanfyr et øki sum siga at tað ikki er gott so so og har blívur líka sum trýsturin men men lati okkum taka hefta í rættarnevndini og og eg eri spentur at vita hvat hvørjar upplýsingar vit fara at fáa har í øllum førum er eit er eti eitt spennandi mál at at fara ot viðgera og og og skal sikkurt blíva læruríkt mál loysnitakk fyri
ja takk fyri
takk fyri ja kanska í eitt sindur ímótsvar til framsøgufólkini hjá samgonguni so ætli mær at bakka løgmanni upp í hesum málinum eisini her á til fyrstu viðgerð vit viðgera broytingar í kapittlu fýraogtjúgu um kynslig brotsverk í revsilógini og tað eru ymiskar broytingar fýra ymiskar har sum mann millum annað fer at herða revsing fyri fyri neyðtøku og samlegu við eitt barn sum er undir fimtan tá ið gerningsmaðurin hevur gjørt sær dalt av síni kropsligu og sálarligu yvirvág mann fer at her á revsingina fyri brot og sum fer ma gera forboð til dømd fyri ávís kynslig brotsverk og so gevu mærn eisini eina broyting í um at gera eina nðneyðtøkuásekingina samtykki grundaða um vit fyrst fara ígjøgnumbroytingar sum eru um herðing so so er at siga at tað eru eisini góðar broytingar revsingin fyrineyðtøku og fyri samløgu við barn undir fimtan ár eru sum útgangsstøði í dag tvey eit hálvt ár og hetta verður hækkað við einum ári egvil líka viðmerkja til tær orðingarnar at eg haldi at vit eiga at umorða summar lógargreinir soleiðis at mann broytir orðingina á samløgu við barn undir fimtan ár eitt barn kann ikki samtykkja til samløgu og tí eiga vit at brúka orðið neyðtøka av barni

herðingin av revsing fyri blunhusbrot verður har verður mælt til at ella verður ja mælt til at sektin ferð úr tvey túsund til trý túsund krónur upp í fimm túsund og til sjey túsund og fimm hundrað men tað verður tó víst á einum hoyringsiv skrivið frá familjufyrisitingini at dómsvenjan í føroyum er at døma treytaða fongsulsrevsing fyri blunusbrot heldur enn sekt og tað er ein strangari revsing enn í danmark tað verður eisini skotið upp at víðka til s forboðið so at forboð ikki einans forboðið iki einans skal fevna um forboð at verða ella ferðast á einum neyvari ásettum øki við genningsstaði men at tað eisini skal kunna fevna um forboð fyri at vera ella ferðast á øðrum økjum har tað er vandi fyri at hann dømdi fremmur líknandi nýggj líknandi brotsverk og at forboð longu skulu kunna gevast tá ið tað kann roknast fyri at vandaar fyri tí men visi i so fara til ta broytingina sum kanska í fylgt mestu kjakini í dag so er tað at broyta neyðtøkuásetingina frá at vera grundað á harðskap og tvang til at vera grundað á samtykki og eg havi ábirgu og e tay vilja eisini gera aftur í dag fegnast um at løgmaður hevur sett hetta arbeiðið í gongd og at hann stendur æftur fyri eina samtykkigrundaða neyðtøkuáseting í fleiri ár havi tað verið kampanjur um júst hetta og tiltøka verður hildin har ið ungar kvinnur hava fortalt um sína søgu at seks kriv samtykki verið ein almenn kampanja og nú koma revsilógin og kampanjan at samsvara tí nú fara vit at staðfesta at seks kriv samtykki og at seks uttan samtykki ikki eru seks men neyðtøka um mann líka tekur fatur í tí um tað skal vera tykida ella sjálvbodnisgrunda so er tað soleiðis at hálvfjerðs prosent av neyðtøkuroftum ella í hálvfjerðs prosent av støðunma har ið fólk varða neyðtikin so hendir tað sum eitur toniskur immobilitetir altso at neytøkuofri tað frystir tað fara ikki sagt frá tað fær ikki gjørt mótstøðu og tí kann tað vera ein vandi fyri at hesin bólkur hálvfjerðs prosent av dstøðunum ikki høvdu verið ordiliga fataðir av einari sjálvbodnis grundaðari neyðtøkuáseting og tí haldi eg tar øiliga viktigt at mann hevur hildið fast í

eg fegnist eisini um at løgmaður hevður gingið viðmerkingunum hjá amnest á møti eg hevði kanska ynskt at punkt tvey í í paragraff tvey hndrað og sekstan í uppskotinum ikki var við men tað er ein enn nógv betri orðing enn tann sum var í uppskotnum sum fór til hoyringar so tað tað eri eg øgiliga glað um og eg ivist onga løtu í at hendan her nýggja ásetingin kemur at broyta um støðuna hjá neyðtøkuofrum saman við millum annað eisini einari neyðtøkutilbúgving og framhaldandi kunning og kampanjum tá mann broytir neyðtøkuásetingina so haldi eg at tað eisini hava verið gott at vist mann huti eftir øðrum øðrum ásetingum í kapitli fýraogtjúgu tað er so ikki ordiliga hent í tann mun sum eg hevi ynskt at tað var men eg ætlimær at taka nakrav hesum her orðingnum ella ásetingunum til viðgerðar líka her tað eru eru ásetingar sum eru um kynsliga misnýtslu sum eg haldi at mann eigur at strika ella broyta tá ið neyðtøkuásetingin verður samtykki grunda og ikki harðskap og tvangsgrunda um vit hyggja eftir ásetingini ela paragraff tveyhundrað og einogtjúgu so sigur hon við formansins loyvi gan at við fongsli í upp til fýra ár verður tanneressaður sum sníkir seg til samlegu við persón sum heldur gerningsmaðurin er ein annar tað er ein sak sum mann niðri hevur arbeitt við eisini tí at tá mann hevur eina nýggja áseting sum er grundað og ikki harðskap og og tvang so kanst tú ikki sníkja teg til samløgu við ein annan persón tú kanst ikki sníkja teg til seks tá ið neyðtøka er fráveran av samtykki so tí eigur mann at strika ta ásetingina soleiðis at hatta framhaldandi verður fevnt av tvey hundrað og sekstan ug mann sá eisini hyggur eftir paragraff tvey hundrað og átjan so við formansloyvi kann eg geva paragrafftvehndra g átjan tann sum við at misnýta annans sálarsjúku ella sálarligan menningartarn skaffa sær samløgu við viðkomandi verður revssarvi við fongsligu upp til fýra ár í ein hoyringsskrivi frá megd vísa tey á at signalið við hesari ásetingini í mun til einari nýggjari samtykkiáseting er at hetta verður revsað linari enn neyðtøka løgmanssrivstovan viðmerkir til hoyrinskrivið hjá megd at at í hesari ásetingini er talan um støður har ein sálarsjúkur ella menningartarnaður ikki seta seg upp ímóti at hava samløgu við ein sum misnýtir viðbre støðuna hjá viðkomandi men við einari samtykkigrundaðari neyðtøkulóð skalt tú ikki seta teg upp ímóti at ikki hava samløgu við ein persón báðir partar skulu tryggja sær er til staðar og tí haldi eg at bæði viðmerkingin tiltað tann partin avhoyringssrivinum hjá megd frá løgmansrivnumsu gongur beint ímóti úr uppskotinum um eina samtykkigrundaða neyðtøkuáseting og eg haldi eisini at tað ikki ordiliga er í samsvar við ta nýggju ásetingina harraformaðu eg ætliði at brúka mína síðstu tíðhar til líka at snakka eitt sindur um hoyringsskrivi frá føroysføroyski brotsfrøðingar tey hava eitt øgiliga áhugavert hoyringsskriv tey vísa á at tað hevur týdning at tað er propertionalitetir í revsuásetingum fyri ymisk revsibrot og teir vísa tey eisini á at tá tað eru kynslig brotsverk so er tað eitt øgiliga eymt evni og tað er eitt øgiliga forferdiligt brotverk atvera útsett fyri og tá taka tey undir við teimum broytingu um verða gjørdum gjørdar í hesum uppskotunum men tey vísa eisini á t vit eiga at taka eitt kjak ella størri orðaskifti um rættarpolitikk og hvat endamálið er við revsing og hvat vit vilja at tað skal gera fyri bæði fyri brotsfólki men eisini fyri oka okkara samfelag og ta vísa tey á at tað eru aðrir mátar at revsa við ein bara fongsulsrevsing tey vísa á at mann kann fáa treytaðan fongsulstovm við kravi um viðgerð millum annað fyri rúsevnismisbrúk seksoologiska viðgerð og annað umframt at mann kann fáa samfelagssaman fótlans semingsráð so víðari og so vísa tey á nakað sum er øgiliga áhugavert sum um at fyri at forða at lógarbrot verða endurtikin so er fongsulsrevsing tann revstihátturin ið allarminst fær lógarbrótaran at broyta atborð og tað haldi eg tað áhugavert at vit eisini politiskt taka eitt orðaskifti um hvat vit vilja við rættarpolitikkin í føroyum og hvat vit vilja hava endamálið er tá ið vit revsa fólk so eg helt at tað var eitt øgiliga áhugavert hoyringsskriv sum eisini vísir nakrar áhugaverdar ella gera nakrar áhugverdar tankar til viðgerð
av restilum takk fyri
sá tað við mær sær eyðkund saman til søndersvágnja takk fyri eina góða røðu har var poulshóttur sum eg var samd í øllum allar sum hon var má eg siga um eg haldi at eg eri øgiliga glað fyri at hon nevndi at hervið her vóru nevndar at hervið at brúka orðið samlega tá ið tú børn undir fimtan ár eg veit ikki um eg kom nóg væl inn á tað tíðið var so stutt tá mann hevur nógv upp á hjarta men eg haldi øgiliga týdningarmikið at vit arbeiða fyri at fáa tað broytt tí tað snýr seg ikki um børn undir fimtan ár tey hava ikki samløgu við nakran tað kunnu tey ikki taka støðu til og tí haldi eg eisini mann skal arbeiða við at fáa víðka tann partin í lógini men tá ið tað er sagt so er eisini haldi eg eisini tað øgiliga viktig tá mann vísir á tær sum brotsfrøðingarnir koma við har eru øgiliga áhugaverdar diskussiónir til hvat vit vilja við okkara revsilóg og hvussu vit síggja uppá revsing og eisini viðgerð tí at tað vísir eisini nógv á at tað er øgiliga viktig tá mann er revsaður sum fær mann møguleika ella at fáa viðgerð sum mann ikki endurtekur brot so har eru nógv spennandi ting í

hervur polstóttir ger so væl takk fyri ja eg eri samdu við eygum samuelsen eg veit ikki um tað broytir identitetini í uppskotinum tað komnu vit kanna í nevndini ati gera broytingar um at broyta orðið samløg av r við barnum til neyðtøku av barni men tað er hvussu er nakað sum eg vil arbeiða fyri javnaðarflokkur hevur eisini meldað tað út tí tað tað er eisini altso hvussu vit snakka um hesi tingini og vissi mann hedur vit hoyra ofta í miðlunum so er onkur dømdur ella ákærdur fyri at hava samløgur við eitt barn ella samløgr við eintelland og tað er eitt brotsverk men tá saløðaeigur at vera eitt orð har sum samtykki til staðar og ett barn kann ikki geva samtykki og tí er tað absolutt nakað vit eiga at
arbeiða fyri at fáa broytt
takk fyri steffan klein poulsen e harra formaður tað er tað sama sum eykun samolsen spurdi enn til tað er hetta her við við við kynslig misnýtsla av børnum og tann fyrsta greinin undir tí yvirskriftini hon ljóðar soleiðis tvey hunrað o tveyogtjúgu tann sum hevur samløða við barn undir fimtan ár verður dømdur í fongsul upp til átta ár um ikki tað um ikki talan er um brot á grein tvey hundrað og sekstan stykki tvey og grein tvey hundrað og sekstan stykki tvey tað er paragrafin um neyðtøku so hvat altso hvat hvat leggur hervur polstetur í hetta her altso er tað bara at broyta ein tyktil ella skulu vit broyta praksis altso eitt um onkur evur neyðtikið á einum sum er undir jamen so so verður að víst til ta paragrafina tveyhundrað og sekstan og eg hugsi vistað eru tvey fjúrtan ára gomul tvefimtanrgomul altso hhvat hvat merkir hetta her hvat hvat hvat leggur mann í
ja
hervur seja tað er rætt tað verður víst til til til tvey hndað og sekstan o ta greinina um vcær neyðtakuav rn barnið men eg haldi allíkavæat tað er áhugavert at vit at í revsilógini verður tað brúkt orðingar sum samløga við barn eisini tá tað er talan um vaksin fólk tí at vaksið fólk kann ikki hava samløgur við eitt barn tí at barnið ikki kann samtykkja so hevur mann eina kunngerð sum knsum har ið fútin kann vísa málum aftur vistær ein spurningur um aldur eg haldi tá er tað vissi barnið er undir tólv ár so kann sakin ikki vísa seð aftur og vissi gerjingspersónurinmaðurin er yvir tveyogtjúgu so kann tað hel iskivísa sa aftur so mann hevur eina kunngerð har í mun til aldurs munin á teimum sum hava samløgu men eg haldi at tað sigur eitt sindur hvønn hugborð vit hava til hesi málim ella hava havt at vit brúka orð sum
blíva við band takk fyri
syristenberg takk fyri harar formaður og takk til hervur polsdóttir fyri eina góða røðu hon er eisini ræst hetta málið fleiri ferðir alment og taðer púra rætt at mann kann ikki hava samløgu við eitt barna undir fimtan tað er kynst til brotsverk ella neyðtøka ella kynsligar ágangur so tað mogur hygja uppá í nevndini men tað sum er undrar meg it lítið sindur ísviðgerðini tað er tað at tá ið málið kom fram haldi g til at vera glað um at nú stendur tað atað er ein ein samtykki grundað neytøkuáseting íður men tað virkar sum í í onkur av framsøgurøðunum hvørfall hjá samgongufólkunum at tað eri ikki ikki er so heit fyri tí at at tey kanska ikki taka undir við tí ella eg veit iki tað virkar sum tey bakka eitt sindur frá tí
hvat heldur ella hvussu upplivur har ver post aftur er tað
hervur polstóttir ja tað eri eg havi alment eisini bæðigevir mín stuðul og takksemi til løgmann um at hann hevur verið arbeitt fyri at fáa eina samtykkigundaða neyðtøkulóg tað haldi eg ver stóran týdning og eg haldi eisini tað er tað rætta at gera í mun til vussum mann snakkað um tað skal vera samtykkigrunda ella sjálvbotnsgrunda og tí kann tað tykjast eitt sindur meir kottligt nú at standa her og viðgera hetta málið og tey fólkini sum snakka mest ímóti uppskotunum eru partafókini hjá løgmanni sjálvum bæði framsøgufólkini hjá fólkaflokkinum og sambandsflokkinum vórðu rættiliga ivasom so eg kanntað eisini undra meg at mann kanska ikki hevur viðgjørt tað nóg væl í samgonguni áðrenn málið eg kom niðan og eg vóni ú hvussu er at mann heldur fast við grundaði neyðtøkuásetingini og tað vil eg gera alt hvat eg kann
fyri at vit halda fastur í rættarnevndini ja takk fyri so er tað næsta tey røðari
takk harra formaður ja eg haldi eg eg fari afturvís av tí sum hervur polsett siga at vit arbeiða ímótir teimum lógarbroytingum sumsum hetta uppskotið inniheldur øhtí her eru nógv ting í tí og og tá ið vit fara inn í revsulógina so haldi eg tað er

gev okkum góða tíð til at viðgera hvørja einasta detalju sum sum vit væntandi fara at samtykkja her á løgtingi

tú niðan í í rættin og og hoyrir ein verja argumenterar uppi so er hetta her eitt afturvendandi argument at mann sigur heldur tíggju csek skulu ganga frí enn at ein ósøkur verður dømdur tað tað verður javnan brúktar uppi og og og sjálvandimann kann seta spurnatekin við við við ta argumentið men men tað er nakað sum sum verjar afturvendandi vísa á at vitvit mugu lí verðini ikki døma ein ósekan og

at tá vit fra inn í revsulógina at tað r ikki er populisma sum sumja seta í kósina og mangan sama tey skuldu traffast harðar straffast harðar straffast harðari á á sosialum miðlum og annað fyri hetta og hatta og ja tað r kanska summi ting eisini her her her hækka vit nakrar revsirammir men tað kann vera summi ting sum ein harðari straffur ikki ikki er tað besta loysnin fyri fyri samfelagið og fyri viðkomandi tá hann kemur út aftur úr fongslunum t áaltso tað handlar eisini um at fáa eitt eitt betri menniskja út úr úr fongslunum enn at bara straffa harðari

ja altso sjálvandi tað blívur altíð eitt politiskt signal men at brúka revsilógina fór nógv til til at senda politisk nal tí at tað handlar um um rættartrygd og vit mugu taka serfrøðina við eisini sum sum vísa á fleiri ting sum eg komi inná

visi eg lesi hattað rætt so so var orsøkin til at mann byrja at arbeiða við esum her uppskotinum tað at mann vildi herðast straffurammuna fyri fyri neyðtøku í føroyum tí at danir høvdu gjørt tað og og tað var nokk ikki tað sama galdandi her í føroyum tí vildi mann hava løgtingið at siga jamen vilja tit tað ella ikki og í tí prosessuni so er so kemur hett her við samtykki upp í lógina og eg trúgvi at tað er tað sum kemur at fylla allarmest í í hesari viðgerðini í rættarnevndini tí eg haldi at vit eru samd um um meginpartin av upskotinum men tað eri líka hettaher við samtykki skal tað vera samtykki ella skal tæir sjálvboði ella eitt triðji á eg eg veit ikki heilt tí tá tað kemur til til samtykki so vísa fleiri partar á hesa grásovna øog tað kanska bæði lógartekniskt sum eg ikki dugi at koma inná kritian andreasen vísti á summi ting hog so er ta hettaher við pasiviteti hvussu hvussu hann fær mann

danska revsirættaráðið sum fleiri ava nevnt og eg má nevna tað aftur hevur ellulimir har meirilutin í tá tær viðgjørt hetta málið ta vilsiga heili tíggju í meirilutanum vísa á at tað skal vera sjálvboðisprinsippi og minnilutin tavil siga ein einsamallur limir í danska revsturættaráðnum sigar a tað skal verða samtykki og eg haldi ikki vit sleppa vit kunnu ikki fara a forlætt rundan um tað tá tíggju av ellivu sum siga at tað tað skal vera sjálvboðið og og tað mugu vit viðgera øgiliga gjølla í í

eg veit held ikki hvussu nógva erfaringr mann hevur egentlga hvur gjørt sær av lógarbroytingini sum er farin fram í danmark hon er verður galdandi har kanska eitt sindur meir enn eitt ár ella so

tá ið tá ið vithøvd tað til hoyringar til politiska hoyring so ja altso aðtað e ikki altíð mann hevur so nagga tíð at seta seg inn í tingini og men eg fann summ partar sum vístu til svøríki og og hristin andreasen haldi hálvgun váttaði tað at at teir hava eina meir altso sjálvboðilóg altso fríviligheitsprinsippi og møguliga eisini ísland tað tað veit eg so ikki og eg haldi at vit eiga eisini at hyggja eftir teimum londunum og og vita hvussu tað hevur

so er tað hendan her kampanjan sum hevur koyrt sum eg haldi øll kunnu taka undir við at seks krevursamtykki tað er ein ein góð kampanja sum eg trúgvi at øll taka undir við at báðir partar eiga at samtykkja tá ta kemur til seks altso annars ja og er bara tað er bara tað at tað vit fara inn við lóg tað er munur á hvr at at broyta ein hugburð og siga at sjálvandi skulu báðir partar samtykkja og so koyra tað í lógina tí hvat merkir tað fyri rættartrygdina og og so framvegis so har eru nógv ting ella serliga tað sum vit mugu krava øgiliga djúpt í og og vera eitt sindur varin og ikki ikki bara koyra tað ígjøgnum tí at afleiri síggja hetta sum eitt øgiliga gott signal eg haldi vit mugu hugsa okkum øgiliga væl um áðrenn vit koyra tað ígjøgnum og eg gjørdi vart við tað til til forløpið tá vit høvdu politiska hoyring eg sendi viðmerkingar inn til landsstýrið og vegna miðflokkin og vísti bara á at vit vt vit vóru ivasamur tá tar komu til ettarher og eg veit at fleiri aðrir vóru tað og eg haldi vit mugu virða hesa tilgongdina vi viðr hesa tilgongdina far fara inn í nú og tað veit eisini løgmaður ger at nú liggur málið í løgtinginum og tað kann verða at nýggj ting koma fram og at mann kanska heldur at mann skal broyta nøkur ting og eg eri ikki ikki so øgiliga fastlæstur men eg eg vísi bara stórt fyrivarni fyri teimum broytingum sum sum eru ætlaðar í hesum
harra formaður ja takk so
bæla viðmerkingar tyr hervur pollstóttir ger so væltakk fyri ella fyrst a koma ein til við eina rættleiðing frá steffan klein polsen byrjað seina røðu við at siga at ati at eg sjálv hevði sagt at samgonguframsøgufólkini arbeiddu ímóti hesir øllum hesum broytingunum tað segði ikki g segði at samgongutingfólkini snakkað øgiliga kritiskt um ebroytingina um ásetingina um samtykkja ásetingina so tað var tað sum eg segði tað haldi eg ikki er skeivt sagt men eg ætlaði at líka komi nn á heta her við at tá mann sigur at allir serfrøðingar siga at mann skal hava eina sjálvbodnisgrundaða neyðtøkuáseting so er tað ikki rætt revsirættarráðið eri ikki einastu serfrøðingarnar hjá øgilga nógvir aðrir serfrøðingar juristar advokatar eisini niðri sum snakkar fyri einari samtykkigrundaðari neyðtøkuáseting so tat mann sigur at revsturrættaráðið eru einasti serfrøðingarnir
so er tað simplan ikki rætt takk fyri
ja tað skal eg geva harvur pálsettur rætt í at tað var serliga samtykkið prinsippið sum hon legði dent á og sum vit hava víst okkara skepsis rundanum so orsaka vit seg lagið har við pálsettur orð munnin og eg haldi ikki at eg segði allir serfrøðingar eg segði bara at vit sloppu ikki rundanum at tíggju av ellivu limum í danska revsrættaranum søgdu at vit eiga at fara eftir sjálvboðisprinsipinum og eyðkunst saman við sær nýsti til ein professara og eg havi eg havi lisið eg havi eisini lisið tey tingini eg veit at tað eru tað eru ræðiliga deildar meiningar um eftir her sum eg haldi at mann mann fangar fleiri vit síggja øll førin at tað eru fleiri sum var meldaði og fleiri sakir sum fær í gongd og tað er syndur ringt at siga um nógv fleiri verða dømd tí at tað eru so ræðiliga fá sum eru dømd út frá nýggjulóginum sum er til danmarkar men hevur ikki gjørt sær serliga nógv hvat er farið við tí broyta
snø
jatakk sor ta edva jacobsen fyra viðmerking ger so væl takk fyrahara formaður eitt sum steffan hetta her við gott signal bleiv sagt og og lat ikki byggja eitt gott at tað skal verat gott signal og tað haldi er eitt sindur alvorligt tí at ðtað er gott signal er tað er alvorligt fyri tann sum verður kanska dømdur órættvíst tá tað er sagt so skal neyðtøka ongantíð finnast stað men tað var akkurát hett her sum talið sum eg hevði eisini hevt meg við við revsrættarráðnum niðri at allíkavæl tíggju út áv ellivu siga sjálvboðið og og tann eini sigur samtykið tað mátti vera eitt sindur at víst eit lítið sindur hvat hvat ið ið hvat ið onnur eisini hugsa um hetta her tí er ikki sjálv rættarnevndini me t týdningarmikið at rættarnevndin virkuligani hyggur inn á allar detaljur soleiðis at tað skal sjálvandi fella fólk sum eru hava gjørt nakað forkert men tað má bara ikki vera soleiðis at at tað blívur tað at tað fellir órættvíst tað er eisini ein sera alvorn

ja takk ger so væl stefan klein poulsen ja harra formaður viteg trúgvi at øll inni her ynskja at at fanga so nógvar forbrýtar og kriminell sum møguligt og vist tað var so einkult og eg var so sannførdur um at hendan broytingin hevði gjørt tað ja men so hevði mann koyrt tað ígjøgnum uttan problemir men eg haldi at tað er eitt sindur meir innvikla enn so og og og vit mugu ansa eftir at at at vit ikki fara upp á kompromi við við rættartrygd og og rættarpraksis fyri at kunna senda nøkur góð signal og oøll hesi her tingini mugu vit viðgera øgiliga gjølla í rættarnevndini og ja tí at hetta er eitt tað er tað er eg haldi er altíð álvarsligt tát vit fara
inn í revslógina har fór mær
jatakk sora gjóni nolsø joensen gersu væl takk fyri harra formaður ja nú veit eg ikki ordiliga um eg skilti stefan klein tað kann hansa s rætta men men í byrjanini at hann helt hett her við við revsingunum at vit máttu ansa eftir ikki kanska at revsa for hart men vit hava við eitt øki her at gera so eg haldi í alt alt ov nógv ár hevur verið alt ov linir dómar og eri púra samd við teimum sum føra fram at dómurin at loyna kann ikki standa tað má vera saman við viðgerð sum tað kemur fram eisini í í í hoyringsskrivunum her frá frá nøkrum og fyri tað næsta so havi eg ug at siga tað at hett er við tað tað begrepið sum hevur við samløgubó tað er einki sum eitur altso tað er tað er neyðtøku at tað er kynsligt brotsverk altso men annars haldi eg at at lógin í síni heild er øgiliga góð upp á nógvan máta hooherur bæði við áramáli ogleingi straffurnar og eisini við tí peningaliga ogstraffunum og at tí haldi eg at hetta er í hetta er upp á hægstu tíð at at vit hyggja upp á hett her og at vit púra samdur í at at vit eiga at hera

jatakk ger sovæl stefan klein polsen ja harra formaður tað sum eg meinti við innleiðandi í mínari røðu tað var hvat hvat er motivatiónin fyri at gera broytingar í í revsilógini tí at eg sigi at vvit vit vit mugu ansa eftir at at ikki er populisma at ikki er tað at vit síggja føroyingar viðmerkja hví v hasin ikki resar harðari og hví hví fær hasin som linan dóm og at at mann ikki letur tað blasa for nógvar vind í seglini so men eg vísti til meir generelt at at generelt mugu ma man ansa eftir tí ha hvørjar hvørja motivatión man hevur fyr at gera broytingar men akkurát herbeint so haldi eg at vit eru samd um at at herða revsirammuna fyri neyðtøku og og otað er nokk rímiligt h tí at fleiri vísa at dómarnir hava forlinir og og að ta broytingina eru vit samd um men tað eru nø
onnur ting sum vit fara at hyggja nærri uppá takkar frá mær ja takk so er næstur at røða ruttván
ger so væltakk fyri harra formaður tað kann tykjast eitt sindur óleberalt at vilja lógarregulera niður í smálutir í erotiskum sambondum men tað sum hevur sannført meg um at vit okkum tørvar eina nýggja neyðtøkulóg í føroyum tað eg vóru nøkur mál í danmark fyri nøkrum árum síðani og eg kann ikki ein gongd kallað tey fyri neyðtøkumál tí at rætturin staðfesti at við tá galdandi lóg var ikki talan um neyðtøku eg kann millum annað nevna eitt mál og har sum átta mans o einum bakari oman á einari skrellespan høvdu samlegu víð eina kvinnu sum var so ávirkað at hon hevði hvørki vit ella skil fyri at vita hvat gekk fyri seg tá ið tann kvinnan kærdi hesar menninar fyri neyðtøku blivu teir allir fríkendir tí tað kundi ikki prógvast at hon ikki hevði verið við upp á tað og eg merki ámær bara tá eg greiði frá hesum er í dag hvussu eg ja er blívi rásandi og tá er tað ikki ein spurningur um at tíggju cek verða dømd hetta her spurningurin um hvussu viktigt er ikki at døma ósek tað skal vera revsivert og tí er tað átrokandi at vit fáa eina nýggja neytøkulóg tí tað er ikki ein rættur at brúka kroppin hjá einum øðrum til til seks bara tí at viðkomandi ikki er í stand til at seta seg upp ímóti tí so einki eingin ivi hjá mær um at vit skulu hava eina nýggja neyðtøkulóg so er tað hesin her spurningurin um samtykkji ella frívilluheit og eg haldi at tað er ein diskussión sum vit skulu taka vit hava lutvíst tikið á hana á einum kunnandi fundi sum løgmaður skipaði fyri fyri nøkrum mánaðum síðani og eg haldi at tað er ein áhugaverdur spurningur hvat er tað fyri atlit sum serfrøðingarnir í revsirættarráðnum taka sum politikarar ikki taka og umvent men á tí fundinum tá ið vit diskuteraðu hetta her málið og spurningin um tað skuldi vera samtykki ella ella sjálvbodnið so var mín niðurstøða at í mun til vandan fyri at nakar ósøku ósekur verður dømdur so er tað líkamikið og tí var niðurstøðan hjá mær eisini ja men so kann eg gott liva við einari samtykki grundaðari lóg heldur enn einari sjálvbodnisigrundaðari hóast serfrøðingarnir mæla frá men eg skilji undir viðgerðini her attað eru ikki øll samd í tí niðurstøðuni og tí vóni eg og vænti eg eisini at mann í rættarnevndini viðger tað nærri tað er ótrúliga nógv hent viðvíkjandi mentanini og hugburðunum ø í mínari livitíð eg eri fimmoghálvtrýss ára gomul og visti eg kanni sitera
ta vir einum sangi hjá djónum molgensen ger so væl sum enn verður spældur og sungin í góðum veitslulag hann eitur to menniskaðu upp á ein strand hannhevur eitt gott lag og hann situr vælhar eru tvær linjur nei eg fari ikki at syngja

einregla ljóðar honn røkkar hann sin hond hann løsinarigt bond honserbloferdigt nei dagen gotigamli lei og sjálvandi endar tað lukkuligt í gásareyðum hóast hon segði nei tí tað framgongur púra greitt av sanginum hesin sangurin gongur ikki í dag við hesari lógini sum vit samtykkja og fleiri aðrir líknandi

nú veit eg væl at hendan lógin um neyðtøku ikki bara handlar um um kvinnur og menn men eg eg hugsi um ati ella ella at menn eisini kunnu vera neyðteknir serliga av av øðrum monnum men tað handla nokk eisini um ymiska tilgongd hjá kvinnum og monnum til til seks í heila tikið øh ja nú bleiv eg so øgiliga soeisi nú mest eg eitt sindur

ætlaði bær at siga okkurt afturat uum hatta men men

meni hetta handlar jú ikki bara um um beinleiðis neyðtøku ella um hetta her við samtykki og og sjálvbotni tað handlar eisini um at vit herða revsingina fyri at gera seg kynsliga inn á børn og og tað haldi er tiltrongt og tað er heilt klárt at tey revsimálini sum vit hava havt í síðstuni og tað verður eisini nevnt ítøkiliga í hesum her lógaruppskotinum har sum mann hevur sæð at mann í føroyum hevur dømt mildari kynsligt brotsverk móti børnum tí at mann hevur ikki hevur dagført revsirammuna í lógini og tað er so tað sum mann ger nú eg haldi tað er nokk so intressant í mun til hoyringsskrivið sum frá hvussu er tað eitur brotsfrøðingar vísa á hetta her við og hetta her er ein gomul diskussión hvat snýr revsing seg um og halda vit at vit náa málinum við revsing tí tað vísir seg ati jú longri tú situr í fongsli jú soeis hvussu er statistiskt økist sannlíkindin fyri at tú endurtekur brotsverkið og tað stendur so eisini at í sambandi við at mann fer at gera eina nýggja føroyska revsilóg so fer mann at taka hesa diskussiónina upp men eg havi hug at taka hinvinkulin upp sum eg haldi sjáldan verður tikin upp og tað er tað at revsing handlar fyrst og fremst um ofrið og ikki gjerningsmannin og onkursvegna tá ið vit herða revsingina fyri at gera seg kynsliga inn á børn so av spegla tað hugburðin í samfelagnum sum eisini er broyttur seinnu árini tá ið eg var barn tá statvekk var øll púra samd um at tað var ikki rætt at gera seg inn á børn men tað var nakað tú tagti burtur tú visti væl at tað var onkur maður har og onkur annar har sum mann skuldi ansa serliga væl eftir og onkur foreldur vóru so skilagóð at tey ávaraðu børnini men annars var tað sum takt burtur og mann betraktaði tað sum ógvuliga óheppið vissu nakað hendi men tað var tað í nógvum førum bleiv ikki einmeldað tí at tað var skomm og tá ið mann strommar upp revsingina so er tað tí at mann vil at revsingin skal standa mát við brotsverkið og tað atlitið er fyrst og fremst til ofrið og og fyri at okkara samfelag skal hanga saman at eg kann vera trygg í at myndugleikarnir syrgja fyri at vissu onkur ger seg inn á meg so vil tann straffin tann revsingin standa í mát við tað sum eg havi upplivað og tað er bæði í sambandi við kyntislig brotsverk og onnur brotsverk tá ið bíblaan tosar um eyga fyri eyga og tonn fyri tonn so handlar tað ikki um hevnd

og tað skal eisini takast við og tað er væl eingin sum tekur tað upp í sambandi við at mann ger seg inn á børn at mann heldur at nei tað loysir seg ikki at revsa teir persónarnir for hart tí tað tað tað hjálpir einki tað er ein pástandur sum yvirhøvur ikki gevur meining í tí diskussiónini spyrt tú meg

øh vit hava ikki umboð í rættarnevndini og e haldi faktiskt t hetta valskeiðið havi verið øgiliga nógv soeis prinsipiell mál í rættarnevndini so viðhvørt so ergræta meg at eg ikki sleppi at luttaka sum nevndarlimir í í viðgerðini sjálvandi kunnu vit vera við sum eygleiðarar men eeg trúgvi hetta vera spennandi viðgerð og og eg vóni at tit blíva klókari og at tað ikki bara verður eitt eitt stríð har sum hann leggur seg í hvør sína skotgrøv eg vænti at eg í øllum førum fari at taka undir við tí uppskotinum sum nú liggur á borðinum vissi ikki tað arbeiðið úr rættarnevndini sannførir meg um nakað annað takk fyri harra formaður
eykuns samulsens samelsen fyri viðmerking ger so væl ja takk fyri eina góða røðu sera góða røðu rutt vang hetta her við at at mann mann tagdi tað burtur fyrr í tíðini at tað var skomm tá ið børnini vóru komin útsett fyri kynsligum ágangi mann kann bara hugsa sær og tíbetur hava vit eisini hoyrt um tey seinnu árini hvussu tað hevur ávirka restina av lívinum hjá hesum børnum so tíbetur er tøgnin brotin íð forhold til tað men tað er jú sum akkurát sum rust vang sigur tað er ikki ein rættur og tað skal ikki vera ein rættur hjá øðrum at brúka kroppin hjá einum fyri tað um mann ikki kann ikki megnar at standa upp ímóti tí a og tað er akkurát tað við hesum lóggávuni her óí galdandi lóggávu har mann tosar um hetta her við pasivitetið at mann veit at kanska hálvfjerðs prosent av ofrunum koma út fyri tí og tey kunnu ikki dømast so mann má broyta hugburð og mann má arbeiða við hugburðunum og taka líka sum tað sum nú er uppi í tíðini at at tað krevur altso samtykkja at hava samband við ein
ein annan persón takk fyri
ja takk hjá túsund og tóng takk fyri ja nú verða tey har dømi úr danmark sum eg nevndi so øgiliga grelt og eg trúgvi at tey flestu her inni eru allarhelst samd við mær um at tað var eini órímilig fríkenning hóast vit sjálvandi ikki kenna detaljurnar í málinum sum kanska kunnu hava peika ymiskar vegir men í veruleikanum eru allarflestu neyðtøkur ímillum fólk sum kennast og sum kanska ja har sum tað er meira og tað kanska er einsamøll og har sum tað er regluliga ringt at prógva hvat hvat ið er farið fram og hvat ið mann hevur verið samdur um og hvat ið mann hevur verið ósamdur um og har haldi eg heldur at áðsins var rættiliga greitt inni á hesum her at tað verður státvekk ákærin sum skal sannsynlig gera at tað er framd ein neyðtøka óansæð hvørð lóðin endar við at
hara takk fyri
ja takk skal steffan klein poulsen gersu væl jhara formaður rutvang var inni á hesin her við rættvísi og sum nakar sum skal stríðast við rættvísi so er tað vit her av løgtingi tá tað kemur til revsilóg og annað og hetta forferdiliga dømi sum rutvang kom við har átta mans gera seg inn á eina kvinnu ikki ikki verður fangað í rættarskipanini tá tá er okkurt galið og tað haldi eg tað eri breið semja um at at at tað skal justerast að um um eg fór yvir til prinsippið uum at tað skal vera sjálvboðið so hvði so hevði so høvdu teir eisini verið dømdir í tí førunum sjálvandi vist tað kundi prógvast tað er kanska tað sum er tann afturvendandi trupulleikin men men samtykki og sjálvboðið liggur so ræðiliga tætt at hvørjum øðrum og og tí tí haldi eg at at vitvit mugu
hygja nærri uppá tey tingini
ja takk ger so væl tí flong takk fyri ja tað er púra rætt at ein lóg sum var baserað uppá sjálvboðisprinsippið hevði eisini fangað hasa støðuna altso eg má siga akkur sum er fyri meg um tað blívur til sjálvboðis ella um tað blívur til samtykkið er ikki so øgiliga viktig men eg veit at tað hevur øgiliga stóran týdning fyri nógv fólk at tað blívur við samtykkja og tí havi eg hildið ja men hví ikki tað serliga tí at eg havi havt tað fatan at rættarstøðan hjá gerningsmanninum hevur ikki verið øðrvísi skilt soleiðis at vandin fyri at blíka dømdir ósekur hevur ikkiki verið størri at tað gekk út upp á tað sama og tí havi eg hildið at eg kann liva við báðum men sjálvandi er tað
nakað sum skal lýsast neyvt
ja takk so ta helgi abramsen sfumr eina viðmerking ger su væl ja harra formaður eg haldi ruttvang nevndi nógv áhugaverd ting og sum nevni eia eina ítøkilig hending í danmark og spurnigur er bara hvussu nógv øðrvísi hevði tað verið við setta varð samtykt í mun til við sær sjálvboðisprinsippur samtykt altso í øllum førum tað undrar meg at at teir persónarast iki blivi dømdir altso tann verandi lóg burdi kanska eisini lofta tí men tað eru hesi somu trupulleikar aftur tað er prógv tað tað blívur altíð ein trupulleiki men eg haldi at vit eru øll samd um málið nú nú nevnir rutt vang hett her at vónadiskir at rættarnevndin fer í skotkrøvi eg ali vit eru øll samd um málið hvar skulu vit at neyðtøka er skal óðkevnast og skal revsast alt hetta har spurni eg bara hvør hvør eru altso hvussu koma til málið og har eru tveir høvuðsmøguleikar at nevna og og tað fær sjn athyggja nærri ati

ja takk ger so væl ruttvang ja púra samt eg havi ikki so nógv at leggja afturat tí og helgi abramsen er sjálvur í rættarnevndini so eg ivist ikki í at hann tað ljóðar sum mann hevur sett seg væl inn í málið og at hann fer at gera sítt til at fáa eina góða viðgerð
haldi ikki eg havi nakað at leggja afturat takk fyri ja takk so er næsti røðari tað verður siglið steinberg ger so væl
tað er viðgerð av revsulógini og eg haldi verið eitt áhugavert orðaskifti og ikki tí at eg havi so nógv at leggja afturat men eg havi allíkavæl okkurt upp á hjarta øh generelt tá ið tað snýr seg um revsing og so haldi eg altíð eg mann skal spyrja seg sjálvan um hvussu revsingin hjálpir gjør tað tað ati fólk koma út aftur aftaná einá rósing sum betri menniskjur hava tikið aðrar partar fyri seg pá einan máta og gjer tað tað at tað ikki koma út í at endurtaka nøkur mynstir sum gjørdu tað at tey komu út í kriminalitet og generelt haldi eg at løgtingið hevur havt eina sovorna reabiliterandi tilgongd har mann hevur ynskt tað at mann hjálpir teimum sum verða dømd til at tey ikki endurtaka síni brotsverk tað haldi g hevur verið er akkurát sum felags støðanhar inni frá okurhva eisini samtykt uppskot til samtyktar um at revsing ikki er tann einasta gongd av leiðin tá ið tað er sagt so haldi eg at tá ið tað kemur til kynslig brotsverk tá er støðan øðrvísi tá eri eg ikki iva um at tað eigur at revsast hart tað snýr seg eisini um rættvísi og tað snýr seg eisini um atrer brotsverk sum kanska ger seg inn á ikki bara tann sum verður raktur menn heila familjur og heil ættarlið og tað er púra rætt sum tað verður sagt at løgtingið skal ikki døma tað gera dámsdólarnar og taðer sjálvandi okur hava jlóggevandi valdi og dømandi valdi og alt tað men fyri tann skyld haldi eg at okur sum løgtingsfólk hava lívi at hava eina eina meining um tað sum eisini verður dømt í føroyum tað haldi eg er alt ov lint okur hoyra nógvar dómar upp á tríggjar mánaðar seks mánaðar og sovíðari sjálvt um okur vita tað at tað er ein ramma sum mann kann døma innanfyri sum er nógv hægri enn tað tann sum hevur verið fyri brotsverkinum fyri lívstíð tað er so óansað um tann sum hevur forbrott sjinatfyr tríggjar mánaðir ella seks mánaðar tann sum er tann sum situr í hinum endanum hevur fingið nakað at dragast við fyri lívstíð og tí stendur revsingin ofta ikki mát við avleiðingarnar av brotsverkinum eg skal taka eitt dømi eg haldi tað var í februamánað at tað stóð á heimasíðuni hjá kringvarpinum og tað var nógv frammi í tíðindunum at tað var ein dómur sum hevði verið um kynsligan ágang ímóti einum gentu sum var undir fimtan og tað bleiv sagt ati tann sum var bleiv dømdur hevði verið ákærdur tríggjar ferð fyrri taðsama og hann fekk tríggjar mánaðir grundað á góð persónlig viðurskifti eg hai ongantíð sett sovorð nakað skrivað fyrr men eg eri heldtr ikki inni í øllum sum verður dúmt men tað undraði í hvørfall tað var góð persónlig viðurskiftir sum gjørdu tað at dómurin ikki var hægri og tað reisir sjálvandi spurningin at eru øll ikki líka fyri lógini og eru tað tey persónligu viðurskiftini hjá tær sum eru avgerandi fyri hvør dómur vórðu sagdir ella eta tað ella eta ikki brotsverkið sum telur tað helt eg vara nokk so undarligt altso vissi eg verðið tikin fyri at koyra koyra ávirka ella vissi eg verið tikin fyri at hava framt okonomiskan kriminalitet ella eg veit ikki vat tað skal vera harðskap ela eitt annað so trúgvi eg líti upp á at tað verður hugt eftiru eg havi góð persónlig viðurskifti í gerðum er akkurát tann sama sum eg i sum eg havi framt tað helt egvar nokk so undarligt og tað fer meg til at hugsa um tað at kynsligt brotsverk kanska hava søguliga verið alforsosialt aksepterað og eru tað kanska enn og tí haldi hendan hevur lógin hevur øgiliga stóran týdning og at tað er viktigt at mann fer inn í lógina at tað stendur at tað skal verða samtykki grunda altso at mann fær en at samtykki grundaða ntøk lóg tað haldi er viktigt akkurát ffyri eisini fyri at fyribyrgja og eg haldi eisini at tan viktigt at nevndin fer inn og hyggur eftir hesum her orðingunum um at mann ikki snakkar um samlegu við børn undir fimtan men at tað er kynsligt brotsverk ella tlr kynsligar ágangur ella hvat tað verður nevnt tí tað eigur ikki at vera nakað sum mann mann brúkar eitt begrep um sum ellars er eitt normaliserað begrep millum fólk tí tað er ikki í ordan at at fremja tað og sjálvandi skal nevndin eisini hyggja eftir rættartrygdini hjá øllum pørtum og eingin skal sjálvandi dømast av órættum men eingin skal heldur ikki dømast tað gloyma okur eisini ofta at siga so sjálvandi skal tað liva upp til hvørt annað so eg haldi ettað er gott at mann hevur fingið samtykki grundarásetingar inn í lógina tað taki eg fult undir við og eg haldi at mann á hesum her økinum eisini eigur at arbeiða nógv meira miðvíst við fyribyrging altso generelt fyribyrging av harðskapi og fyribyrging av kynsligum brotsverkum í samfelagnum og eisini hyggja nógv meira eftir hvussu mann fær vart tey menniskjuni sum ikki fáa vat seg sjálvan tað kann vera børn tað kan vera fólk sum hava ávíst brek tað kann vera fólk sum hava menningartarn ella sjúkur tað kann eisini verða ákangur á netum

viðmerking tað er eydva jacobsen gersuvæl takk fyri har formaður fyri tað fyrsta so skal neyðtøka undir ongum umstøðum finnast stað og tað at tað kann ikki vera sum siur stenberg inni á nøkur persónlig viðurskiftir sum gera seg galdandi um hvat ið strafferðin er men so fekk bleiv tað eisini sagt eitt ting sí røðarar palli at tað bleiv beinleiðis sagt maðurin skal ikki g har haldi eg tað e kann mann mugu vit eisini hava við í hesum her at tað kann eisini ver ein kvinna sum misnýtir eina støðu bara soleiðis at nútosar mann øgiliga nógv um um at viðbrekið og mann mann ikki skann nevna annan partin fram um hin men men tað er tað er persónurin sum er aftanfyri ogogg hann pjøðist ikki vera tengdur at um at at mann positivt nevnd nevni het er ein maður sjálvandi er kanska styrkin sum ger tað og og kreftirnar aftanfyri sum gera tað tað kanska fær nógvur tað borðið men men misnýtsla kann kann jú ganga báðar vegir og og neyðtøka skal jú e aldrin finnast stað so rættarnevndin má koma til

ja takk ger su væl siristenberg takk fyri harra formaður ja eri samdur við edva jacobsen tað sum tað handlar um tað er tann sum fremur ágangin altso líkamikið tað kannveran kona tað kanneisin verða maður men tað er tann sum fremur ágangin eg haldi eg royndi ongantíð at brúka orðið maður uttan tey vísti beinleiðis til hvat ta í staði í einum dómi at maðurin er góð persónlig viðurskiftir tí hatað var kann masn siga ti siterað úr men sjálvandi skal tað vera tann sum fremur ágangt óansæð hvør tað er tað er ongantíð akseptabult at at fremja ágang oímóti

løgmaður sum fær orðið bárasteinielsen ger so væl ja takk harra formaður tað er soleiðis at hetta málið kann mann siga tók seg upp tí tað vóru dómar avsagdir í føroyarætti sum beinleiðis vísti til at mann ikki dømdi eins í føroyum og mann gjørdi í danmark og tað skyldaðist tí at mann var við at ella vit høvdu ikki dagført revsulógina kann man siga í í fullum líki í mun til tað so a dagførd í danmark og tað gav so ta úrslitið at vit fóru at diskutera um eina samtykkisgrundaða ella frívilja paseraða neyðtøkuáseting og eg má siga sum ær at tað er væl skilligt at mann viðger tey viðurskiftini men yvirorðni má eg siga ati hetta eigur at vera so fjart frá okkum øllum at mann ivast yvirhøvur um bæði í einari akt eru við uppá tað ella ikki við uppá tað tað eigur at vera so greitt fyri okkum at fyri sovit og bleit fríviliga paserað ella samtykkisgrunda í mínari verð eigur at verða líkamikið tað sum týdning er at tá slíkk gongur fyri seg so skulu bæði vera við upp á tað og tað skal ikki vera nakar yvi tað skal ikki vera soleiðis tann eini parturin følir seg kann mann siga yvirendan av hinum at hin við síni sínum yvirvaldi onkursvegna kann gera sær dalt av tí og eisini øvugt at hin persónurin sum er órættaður í hesum førinum ella kundi verið órættaður sambært lógureglum er í eini slíkari støðu at viðkomandi ikki er førur fyri kann ella er lastur í at gera og seta seg upp ímótir tí gerðini sum er við at henda

ella fyri at gera samanberingar við hvat ger mann í øðrum londum tí nógv kjakð hevur verið eisini frammi um at her undir orðaskiftunum hvat við tí sum revsirættarráðið er inni á har ið bróðurparturin av teimum limunum har mæla til at tað er ein at tað at mann brúkartað fríviljapaseraða í mun til samtykkis grundaða og tí hava vit eisini kannað eftir hvat er í okkara grannalondum og eg haldi onkur var inni á tí her at í svøríki var tað rættiliga g veti eg man kalla fríviljapaseria í øllum førum fríari enn tað sisgrundaða í íslandi er tað eitt bland har ið tað er samtykkis grunda ella frívilliga samtykkisgrundahaldi eg mann kann orða tað soleiðisnar og í danmark sum er okkara vanligur lógarformur eisini tá tað kemur til revsulógina og tað er eisini tað sum vit gera í hesum førinum har er tað altso samtykkið sgrunda orsøkirnar eru sikkurt fleiri men í øllum førum er tað soleiðisnær at tá mann nú fór at stramma hesa her ásetingina so valdu mann at stramma hann á for upp soleiðisnar at nú skal eingin ivir vera longur um talan er um at partarnir eru við upp á tað báðir ella annarparturin ikki við uppá tað og tað er nokk tað sum eg síggi sum tann fyrimunurin sum er við at tað er ein samtykkisgrundað neyðtøkuáseting tá man ferðast tramma upp í revsulógini so haldi eg mann eigur at gera tað fult út og tí haldi eg ati at tað eri tann vegurin vit eiga at fara

men hartil skal so sigast at vit hava roynt at ásett eitt sindur eg skal ikki siga ein mildari form men í øllum førum at greina hvat merkir so tað samtykkis grundaða og ígrein tvey hundrað og sekstan stykki eitt siga vit fyrst at fyri neyðtøku verður tanndressaður við fongslu í upp til átta ár sum hevur samlað við persón í ikki samtykki so siga vit afturat fyri at greina taðeitt sindur nærri at samtykki skal vera komin til sjóndar við orðum ella gerðum ella síggjast í tí ítøkiligu støðuni og høpinum tavisia so roynir man at prinsinsera hvat er tað so tað ikki altíð kann vera púra man er púrakan mann siga settur uttan fyri rættartrygdina hjá tí sum verður ákærdur at at viðkomandi skal hava møguleika fyri at grundgeva fyri síni síni støðu hvat var tað sum veruliga hendi

burtur úr tí viðvíkjandi við børnunum tey sum eru fimtan ár yngri og har kunnu vit staðfesta at har er ein broyting gjørd í donsku revsilógini í millaritíð eg haldi hon bleiv samtykti minn skj um tað var fýraogtjúgunda februar ella tveyogtjúgunda februar minnist rætt í danska fólkatinginum har ið mann so broytir orðingina samlegu til neyðtøku í tí donsku revsilógini og sjálvandi er tað í mínari verðu eingin ivi um atso serliga tað er nokk tað tað eg skal ikki siga tað ikki kemur fyri men tað purdi ikki komið fyri hjá børnum attey vóru við einari samløgu tað má onkursvegna kunna tulka sum ein neyðtøka men í øllum førum tann herðingin er ikki við og tað mugu vit so finna út av um vit eftirfylgjandi skulu broyta gera tað broytingar í tí men um so er at ynski um tað so er nokk rættast attað bíða til te gjøgnumarbeitt og kemur við í revsulógina seinni í heyst evintuelt eisini eru nakrar herðingar í hesi lógarbroytingina har ið mann hækkar partvísi bæði tað við

eisini tað mann hækkar nakrar ásetingar um bøtur í sambandi við blúnesbrot og so strammar mann eisini nokk so rímiligt upp í sambandi við forboð til dømd fyri ávís kynslig brotsverk so tað er í høvuðsheitum tað sum hendan lógin er er grundað á m som man siga tá tað kemur til hvørja royndir mann ev gjørt sær við hesi nýggju ásetingini so kunnu vit nokk staðfesta at av tíðan er nýggj so er tað nú ikki tær heilt stóru royndirnar mann gjørt sær enn enn eru nøkur mál viðgjørd eftir hesi ásetingini og eg las faktist í miðlunum í morgun at eg haldi í dag er eru ein ein dómur til viðgerðar í hægsta rætti sum júst viðger ikki um viðkomandi sekur ella ósekur men meira umtíðarrammurna fyri revsingini og tað er tað sum er og mann kann so siga eisini at tað eru dømir um mál sum og eisini sum mann kann samanbera við við er hetta málið hevði tað verið øðrvísi vist tað varð fríviliga passerað í mun til samtykkis passerað og og har kann eg so nevna eitt dømi at har var tað ein gerningsmaður sum var dømdur og har hesin eftir gomlu lógini tavil siga áðrenn tað bleiv samtykki paserað og ella frívilkispaserað hevði verið fríðkendur og tað var tí at rætturin legði dent á at hansara frágreiðing varð ótruverdig og ósamanhangandi og virkaði tilgjørd og at hann tíð bleiv dømdur fyri at hann kann man siga mátti vera greiður yvir at órættaði ikki samtykti til samløgu og hann bleiv tí dømdur orsakað av manglandi samtykki viðkomandi hann hevði so eisini verið dømdur eisini um tað var frívilja paserað so har er so hevði so ikki verið nakrar munur men ja tað er á strammata eitt vet meira at hava tað amtykisgrundað en frívilispaserað men tað haldi eg í øllum førum eigur at vera soleisnar at tá tað kemur til eitt ivamál um viðkomandi vil t hava seks við einum ørðumpersóni so skal tað ikki vera nakar ivir og tað eigur at koma tí til góðar sum eventuelt er órættaður tað hevur verið eitt sindur frammi eisini um hetta her við jamen fólk sum sum et eisini hoyringsvarinum frá megd at fólk sum sálarsjúku og annars hava sálarligan menningarkarn hví tey ella tey sum tey sum tey eru órættaði av te sum forbróta seg inn á tey hví tey skulu fáa ein linaristraff tað er tað ikki talan um tey fáa sama straff eftir grein tvey hundrað og sekstan sum øll onnur men í ávísum førum er tað so soleiðisar at mann er noyddi at taka hædd fyri tá ivamálið blívur so stórt og eisini fyri at síggja rættartrygdina hjá hjá tí kann man siga sum stendur fyri ákæruni ella sum verður ákærdur at hann eisini hevur eina ávísa rættartrygd ímóti at at tað kann man siga í tí støðuni sum var varð ógreitt um viðkomandi var við ella ikki við í tí aktini sum nú einafer kulu ligga fyri so sramanumtikið so haldi eg hetta er ein ein skilagóð uppstramman av revsilógini og ja tað verða sikkurt neyðugt at gera broytingar eisini innan fyri hetta øki tey komandi árini vit vita longu at ein broyting gjørd í danmark og tað kann hugsast at vit eiga t hyggja upp á tað broytingina eisini sum umfatar børnini heilt niður í tólv ár
takk harra formaður ja takk
takk so tá eg kunnu samansøkuna við mær syngdjóri so væltakk fyri harra formaður ja eg fari at takka løgmannin fyri at hann er komin við hesum lógaruppskotinum tí at eg síggi tað sum eitt natúrligt framhald av tí arbeiðinum sum hevur verið gjørt í samband við samtykkja upplýsa um tað og eg haldi at eg fegnist í hvønn fall um at hann løgmaður hevur borið tað niðanum tingið tað haldi eg um hann eigur takk fyri og rós fyri hitt við eg skilji eisini væl at mann ikki hevur nátt at havt tað við við at tað ikki samleva við børn undir fimtan ár tí at tað er so koyrtseðandi tað er komið í gildi og tað er eisini komið í gildi sum at forleingi seg av samtykki lógaðu men har sær mann í hvønn fallag millum annað at tað er rædd barnet sigur at mann hevur upplivað so øgiliga ofta at persónar sum eru eru kanska trettan ár fjúrtan ár tólv ár verða verða fríggja ella verða ikki ikki dømdir tí at tí at mann sigur at tað verða fríviligt forról tí at tað er ein sum kanska er fyrst í tjúgunum og tí sigur mann

ger so væl bárasteinesningmær ja ø takk harra formaður ja tað er rætt sum viðmerkjarin eygun samuelsen er inni á at at mann kant mann siga hevur eina áseting um at vist er ein sum er yvir tveyogtjúgu og er saman við einum sum undirog fimtan so verður tað í flestu førum sjálvandi feldst nokk eisini har um umstøður og metingar summ í øllum hesum lógarverkinum serliga innan fyri hetta øki sum er eitt øgiliga kan man siga kensluborðið øki eisini innan fyri dómsvald og sovíðari har tað er tað byggir øgiliga nógv á á metingar og og orð ímóti orði sum jú uppstendur í slíkum málum har tar helst bara hava verið hesi bæði til staðar tá tá tá kamansiga ótað órættaða er er hent ella gingið fyri seg og tí tí er tað soleiðisar at at mann hevur sett ein áseting inn at ert tú yvir tveyogtjúgu og ta samlai við nei við eitt barn ella ja sum er ungdóm sum er niðan fyri fimtan so er tað atsum útgangstøði at at draktað sum
sum neyðtøka
ja takk sum tað hevur pólsstoltast sum eina viðmerking ger so væl takk fyri tað hevur í eina góða tíð verið alment vitandi at løgmaður stuðlarin hevði samtykkigrundaðari neyðtøku áseting tað var hann hevur ein útalast til miðlunum men eg hugsi at spyrja løgmann um samgonganir samd um at gera hesar broytingarnar tað hevur veri eitt sindur av ivamálum frá nóg nóg nógv ivamál frá framsøgufólkunum hjá samgonguni sum gera má kasta sær ivamál við um samgongabakkar upp um eina
er ikki kundi í eini neytøkáseting takk fyri
bárasteinielsen ja øhh takk harra formaður tað haldi eg viðgerðin í løgtinginum kemur at vísa og ikki minst eisini í rættarnevndini sum hevur poset er ein partur av men fyri mítt viðkomandi er tað soleiðis at tá man nú strammar upp so haldi eg mann kannakkat sama stramma ordiligt upp beinanvegin tí hjá mær sum sagt er eingin ivi um at tað skulla tvey sum eru við upp á at hava seks fyri at gjøgnumføra seks og er tað ikki tað so er støðan ikki nøktandi fyri tann eina partin og tað er tað sum eg haldi er avgerandi í hesum málinum og um tað so eitur frívilepaserað samtykkisgrunda tað týdningarmikla er at tað skal ikivra nakar ivi um at um ein partur ikki við upp á tað so er tað at betrakta sum neyðtøku tað er tað sum hevur týdning og tað haldi eg eisini at vit her í løgtinginum eiga at taka
atalit til takk harra formaður ja takk so er hetta málið avkal til fyrstu viðgerð og verður beint víðari í rættarnevndina næsta mál á skrá er løgtinsmáln nummar tveyogfýrs tjúgu einogtjúgu tað e uppskot til løgtslóg um broyting í lopikenkøsið um nú orsaka tað er uppskrot til líslógar tilmalið um at seta í gildi fyri føroyar fórstatt lóg um endring eiðlg for ferørini á lóg for ferðøðini um avgifter fólg í endrigari o fabillism í kraftsetisi af endringsannorning um konkurslógina og formaðurn kal biðja um framsøgugfólk tað verður jóanes joensen fyri javaðarflokkinum frymund rasmussen fyri sambandsflokkin og hervur postdóttur fyri tjóðveldi ger so væl jóanes joensen
ggersuvæl takkfyri hara formaður ja hetta erubara nakrar broytingar í ríkislógartilmæli um at dagføra konkurslógina og trotaban og endurskipan og hetta er fylgibroytingar í í rættargangslógini so havr ikk nógv at sigaum hetta málið meira enn tað at at eg skal vera samspælað ímillum rættargangslógina og konkurtslógina so tað einast kann siga t tað e tað vit taka undir ið hesum málinum og hetta er bara nakrar føroyingar sum sum skjótt skulu
ja takk so er tað frymit rassusin som fyrr orðið ger so væl
ja ger so vælja takk fyri ja hetta er so hetta er so ein av teimum lógunum sum komu í tingi sum ikki so nógv at siga um hetta erja ja nemliga treyogfýrs mátti líka finna hata her ha hetta uppskot til ríkislógartilmæli um at seta í gildi fyri føroyar forslóg til lóg um endring av rætsplaði lóg forferørini og lóg forferøðini um æavskiftir og etr fylgi eti i fylgubroytingar umsambærtí sambandi við íetendringsannorðning um konkurtslógina og í sambandi við at konkurtslógin verður broytt og ta málið hava vit longu havt í dag vit hava til aðru viðgerð og sum bleiv heinmál samtykt í aðru viðgerð so er tað neyðugt at broyta at gera fylgibroyting á rættagangslógini ogog rætta gjaldslógini soleiðis at samsvar millum hesar lógirnar so tað stutt at langa av hesum her er tað at hetta heri eg simpult enn ein ein ein ein avleiðing gav fyri at fáa tað heila hanga saman eg havikkinógv meira

ger so væl takk fyri ja nú skal mann kanska royna at siga tað sama sum eg hevði sagt bara við øðrum orðum eftir eitt fylgjulógskot til broytingarnar í konkurslógini sum vit høvdu til aðruviðgerð fyrr í morgun og tí er tað í sambandi við hesar broytingarnar neiðugt at gera at gera broytingar í fleiri øðrum lógum bæði ríkislógum og lógum her í føroyum so hetta er egentliga bara eitt fylgilógvar uppskot sum skal gera tað soleiðis at rættargangslógum rættargjaldslógum og konkurslógum samsvar og ja tað er ikki øgiliga nógv at leggja afturat hesum uppskotinum tað fer sjálvandi í rættarnevndina og tað koma nógvar aðrar lógu saman við at vit hava gjørt broytingar ella viðgera broytingar í konkursláti
takk
gesæja takk frú forkvina tað er soleiðisnar sum framsøgufólkinkar frá hetta er ein broyting ein fylgibroyting av aðrari lóggávu og tí ella orsøkin til at hon má niðan í løgtingið nú í vár er tí at hon skal koma ígjøgnum fólkatingið áðrenn fyrsta januar tvey túsund og trýogtjúgu og fyri at tað skal lata seg gera so skula vit fyrst samtykkja tað her í løgtinginum fyri síðan at tað verður samtt orsakað í fyrireika og samtykt í løgtinginum til hestar soleiðis at lógirnar bæði í føroyum og í danmark er dagførdar áðrenn rættargangslógin tær broytingarnar verða settar í verk per fyrsta januar tvey túsund og trýogtjúgu
takk frú forkvina ja takk so eru ikki fleiri sum hava biðið um orðið og orðaskifti her enda og hatta málið verður beint í rættarnevndina meini eg so fara vit til punkt fýra á skránni til løgtingsmál nummar sjeyoghálvfjerðs uppskot til ríkislógartilmæli um at seta í gildi fyri føroyar annorning om ikrafttretivin forferørana av lóg om rættshnhevendi myndiheters behandling apersónsupplýsingar og forkvinnan skal biðja um framsøgufólk fyri fólkaflokkin er tað beinir johannesen fyri javnaðarflokkin jóhannes joensen fyri sambandsflokkin frimóti rasmussen fyri miðflokkin nei fyri tjóðveldi orsaka siru stenberg og fyri miðflokkin steffan klein poulsen og fyrstur at røða
eru beinir íohannesen ger so væl takk fyri fyri forkynna at her málið er so mann kann siga hetta er eitt ríkiligt løgur tilmæli men mann kann siga tað at tað er nakrar fylgir frá dátuverndarlógini ið bleivu samtykti fyri tveimum áðrenn síðan veindadagar hon kom í gildi fyrsta januar tjúgu einogtjúgu og hon avloysir so persónsupplýsingarlógina og tað er so nýggj krøv sum blivin sett frá es av í mun til tað sum varð kallaður gæti bjørn tað er frá dátuværinum dána og so fekk mann nýggja lóg sum var rætt til at kanska tigur føroysk viðurskiftir og tað sum hetta her uppskriftina handlar um tað er tað at mann skal seta líkasumi gdb-roynd og dáturnar í navn tað í verk eisini fyri danskar stovnar í føroyum tað havi so siga tað tað er so føroya politi og ákæruvaldi føroya rætt og kiminalforsorgin og arktiska kommandu so tað er í stuttum tað sum hetta er uppskotið annar um at hesir stovnar eisini koma undir undir sama hæddir sum føroyskir stovnar annars og fólk annars her haldi ikki so seriða nógv at nógvaða at leggja afturat hetta her nógni er nokkso greitt eitt máljur so og við tað tað fólkaleiðstaka fultum
kundi vit tí takk fyri frá vágs skúlan ja takk næstur at røða er jóhannes
takkfyri frí ir forskona ja hetta er afta aftur á ein av teimum málum sum sum er ein man kann siga ein avgreiðsluspurningur tí at endamál við uppskotini er at seta ein eina betri meira tíðerhóskandi dátuverndar lóggávu í gildi fyri rættverjandi ríkismyndugleikar í føroyum við uppskotinum at fáa føroyingar ið eru skrásettir hjá rættverjandi ríkismyndugleikum í føroyum somu rættin sum persónar ið eru skrásettir hjá rættverjandi ríkismyndugleikunm í danmark tað seg yvirskipaði endamálið við uppskotini er tí at betr um rættartrygdina hjá føroyingum og harvísir mann til føroya politi og ákaravaldi føroyarættur kriminalforsorgin og artiska kommandu og í hesum eru ikki nógv bein í tað er symtan at fáa tað lóggávuna sum er galdandi sum er krav upp á skal galda í føroyum fyri danskar myndugleikar í føroyum at vera galdandi her í føroyum so tað kk nógv meira at siga um tað enn at hetta er eitt mál sum eitt samt løgting hvat tað kundi við
takk fyri ja takk næstur at røða er frimum
mutrasmussen gersovæltakk fyri frú forkvinna ja so hetta er sum sagt eitt eitt av teimum eitt av teimum einklu lóggávunum sum sum skuldu bara koyra ígjøgnum men endamálið íð uppskotunum er at seta eina betri meira tíðarhóskandi dátuverndarlóggávu í gildi fyri sonnevndur rættarverjandi ríkismyndugleikarnar í føroyum og hesir er tei eru nevndir árinn eisini tað eru føroya politi ákæruvaldi føroyarættir krimunalorsorgin og artiskum mandum við uppskotunum fáa førðoyingar ið eru skrásettir hjá hesum myndugleikum somu rættind sum persónar ið eru skrásettir hjá rættaverjandi ríkismyndugleikum í danmark yvirskipað yvirskipað endamálið í uppskotinum er tí at betra um rættartrygdina hjá føroyingum tað er

ger sovæltakk fyri frú forkvinna hetta gekk so skjótt heila tað er ríkislógartilmæli um persónsupplýsingar tað ertað verður mælt ríkisat mælt verða ríkismynnugleikunum til at seta í gildi fyri føroyar niðanfyri standandi uppskot um anorning om ikrafttretin forferøðini av lóg m handlingav persónsupplýsingar g og tað er faktisk eit nokk so rúgvusmikið uppskot sum kanskaíí altso vítt í vavi og tað hevur sjálvandi eisini stóran týdning at mann hevur eina góða trygd um allar persónsupplýsingar og hendan lógin er so galdandi fyri løgregluna og ákæruvaldi og og so stendur eisini her unverden militeruanglæði myndihet og kriminalt forsorg og áavhangi politiklæði mndihet og dómsstólarnar og hvussu teir viðgera persónsupplýsingar eg haldi mann kann siga tað nokk so stutt at okur hava samtykt eina nýggja dátuverndarlóg sum er galdandi í føroyum og hon er so bara galdandi fyri teir stovnar sum løgtingið hevur ræði yvir og nú kemur mann við einum ríkislógartilmæli fyri at fáa somu ásetingar galdandi fyri teir kiríkisstovnarnar sum eru eg haldi tað taðer itt sindur soleiðis at eg skilji tað tað stendur eisini at ati tað er gjørt við ímynd í tí altso við íblástri í gdperlógini og sum sjálvandi er eisini tillaga til føroysk viðurskiftir og nú er tað nokk so stutt tíð síðan at dátuverndarlógin bleiv broytt og tað hevur sjálvandi týdning haldi eg eisini fyri okum at fylgja upp hvussu tað gongur í tí tí at eitt o mann hvør fall lagt merki til síðan at at tað er hvørfall ein stórur marknaður fer athalda skeið í í hvussu mann kann læra seg athandfara altso gdepier lógina tað hava verið nógvar nógvar lýsingar so har eru hvussur man e hvussur frá verið við til ag upphigja ein stóran marknað fyri fyri tí og so hevur tað eisini verið hetta her við at mann hevði brúk fyri at fáa gjørt broytingar tí at føroyar skuldi hava hesa her góðkenningina sum triðja land tað sum eg haldi eisini kann vera eitt sindur áhugavert í hesum her tað er tað at draga paralellur til onnur mál so er tað tað at okur hava gtað bleiv sagt her inni í gjár til dømis tá ð okur viðgjørdi hví hetta her radaramálið ikki koma í løgtingi tá bleiv tað sagt ja men mann skuldi løgtingið skuldi ikki taka støðu til mál sum tay ikki høvdu ragið á og vissi tað argumentið heldur so skal løgtingið heldur ikki taka støðu til hetta málið ella til ríkislógartilmælir yvirhøvur og bara taka støðu tilføroyska lóggávu men soleiðis er tað jú ikki bara so so tann argumentatiónin heldur sjálvandi heldur ikki so eg haldi at hetta her málið fer at fáa sjálvandi eina viðgerð í rættarnevndini og uman fer kalla teir partar inn sum eru eg havi roynt at lisið úl tl hoyringsskrivini har er ikki nakað at síggja at tey flestu t tæ taka undir við tí eg dugdi ikki at síggja hoyringsskrivið hjá dátueftirlitinum eg rokni v vat komin onkur fløgja í hvussu tað eru løgd út tað sást ikki nakað inni á har so tað er tað er nokk tað sum sum sum eg fari at hyggja eftir í í í nevndini og so er tað sjálvandi ein partur afturat sum er í hesi lógini tað er hettaher við ræytt hondhevulsins lógin sum ikki hevur fingið heimild í føroyum enn har har mann eisini hevur tey tingini við í hesini her so tað eru tvey ting taðel bæðir persónsupplýsingar ogsmen eisini etar rættshondshevulsins lógin har er hesi orðini so ring thar tar long men men her er nokk so nógv í hesum uppskotinum sjálvt um tað sær so til forlátligt út men men okur skulu so
vigeratað í trivnaðarnevndini nei rættarnevndini takk fyri ja takk næstur a
fanklein poulsensvæltakfyri frú forkvina hetta snýr seg um datuvernd vit fingu eina nýggja lóg fyri stuttari tíð síðani gdpr lógin ella nýggja datverndarlósið bygdi upp á gdbr sum sum sum kemur úr eu ø og tað skuldu so eisini áleggja sum teimum sum verður kallað rættverjandi ríkismyndugleikum í føroyum og tað haldi íg undanfarni røðara hava greitt nokk so væl frá hmen tað sum eg heilt stutt bara hug at koma inn á tað er kað skal g spyrja løgmann og og brúka høvi at spyrja hvussu hvussu hevur tað riggað nú havi eg fingið eina nýggja lóg í føroyum har vit fóru frá at at ella athar datueftirlitið fór fór at vera ein loyvismyndugleiki til at vera eitt eftirlit og og vit høvdu mann hevði nøkur ivamál má vist ikki hvussu tað fór at rigga ella hvussu hetta fór at byrða smáar fyritøkur og smáir smáar kommunur og stovnar og frítíðarfelagsskapur av ja av øllum slag tí at hetta verður øllum øll øll varð álagt at at hondhevja dátur up á ein ávísan máta og og sum siru stenberg vísti á so er tað ein rúgva av skeiðum og og og nógv hava kanska atsvort sett her til forskellig og í í tí sambandi at bara hug at spyrja løgmann og kanska vit kunnu viðgera tað sjálvt um tað ikki akkurát tað málið snýr seg um men men hvussu riggar hendan lógin hava vit gjørt okkum nakra rfaring av av broytingini og er tað summi sum eru tingdagin ella ella ella gongd a rættan vegin har fólk faktiskt eri við at venja hesin við hendan nýggja loysnin ella ja sum vit sum vit settu í gildi
takk fyri frá orkuna ja takk næstur at røða verður løgmaður
gersæja ø takk frú forkvinna tað er soleiðisnar sum framsøgufólkin hava greitt frá hetta er ein dagføring av illa heftar á impelementering av getepierrreglum eisini fyri danskar ríkismyndugleikar í føroyum og tað er so føroya politi og føroyarættir krimunalforsorgin ákæruvaldi og arktisk kommandu sum er umfataðir nú á hesi lóggávuni og tá tað kemur til ella orsøkin til lóggávuna er sjálvsagt tann at vit eru framhaldandi í einari prosess og tað er nokk ein prosess sum koyrir javnan og tað er verða vit góðtikin sum eitt triðja land tað merkir at vit eru eitt verða sæð frá umheiminum sum eitt trygt land at hava og goyma dátuupplýsingar og tí metir mann neyðugt eisini at stramma upp tí tann danska lóggávan er ikki í gildi fyri føroyar sum er fyri ríkismyndugleikarnar í føroyum og tað er tað sum mann nú roynir at impelementera til spurningin sum undanfarni fraframsøgmaður var inni á steffan klein poulsen um hvussu hevur tað virka eg má siga sum er at eg havi varhugan av at tí virkað væl men eg má so eisini kenna at eg havi ikki spurt beinleiðis já dátueftirlitinum men eg havi varhugan av at fyritøkur bæði og felagsskapur og stovnar og so víðari taka hetta til sín og mann var kanska eitt sindur skeptiskur ísambandi við ta stóru ympelementeringina av lóggávuni tá ið mann fór yvir til gtbierreglur serliga fyri teir smærru stovnar og fyritøkur men eg ímyndi mær eisini at tann hugburðsbroytingin sum er innan fyri dátuvernd er viðvirkandi til at vit vilja gera alt fyri at tryggja at upplýsingar ikki koma í skeivar hendur at vit verða plakeraði og so víðari at vit verða hækkaðar og sovíðari og tað er tað sum hetta í høvuðsheitum snýr seg um og eg veit bæði av egnum royndum og frá øðrum størri fyritøkum at tey longu vórðu álav sínum uttanlands samskifti bæði sum kundar og sum og sum veitarar asu sum sumkundar sum tey høvdu úti í verð og frá sínum veitarum sum tey keyptu inn til og sovíðari var eitt eittkrav meira ella minni at tú hevði getepierreglurnar longu í verki og at tú kundi vátta at tú kundi trygtumsita og og og goyma perpersónlig dáta sum ikki skuldi koma har hendir so til spurningin hjá steffan klein poulsen undanfarna framsøgu fólki má eg siga eg havi varhugan av tí gingið væl men eg samstundis má eg so siga at eg ikki fór hoyrt meg hjá dátueftiritinu um tað eru nógvar sakir sum koyra ella um tað er trupulleikar á vegnum so eg haldi ikki eg skal gerast nógv meir burtrúr hesum uppskotinum so vónandi fara eftir eina góða viðgerð í nevndini og kemur aftur sum mann sigur hetta er bara ein kannmann siga ein ein ein lítil víðkan av tí at nú koma danskir stovnar í føroyum eisini undir kepiarreglarnar og tað gera okkum so betri før fyri kan mann siga at grundgeva fyri at illa í tí góðkenningarprosessuni yvir fyri es sum vit eru í og hava verið í síðan vitog væl áðrenn vit implementeraðu gtberreglarnar fyri fyri føroyskum
myntugleikarar takk frú forkvinna ja takk so vóru ikki fleiri sum hava biðið um orðið til hetta málið orðaskifti er enda málið verður beint í rættarnevndina vit fara so til punkt fimm á skránni uppskot til løgtingslóg um triðja byggistig í umbygging og útbygging av miðnámsskúlanum á kambsdali og forkvinnan skal biðja um framsøgufólkja fyri fólkaflokkin er beinir johannesen fyri javnaðarflokkin eykun samuelsen fyri sambandsflokkin edvar jacobsen og fyri framsókn ruttvang og fyri miðflokkin billjustinussen og fyrstur at røða er beinir
ja hetta málið er so um tað er triðja byggistigi í umbygging av miðnámsskúlan kambsdali er tað so sær at hann hevur verið nakar útbygdir síðstu árini og tað er í sambandi við ei eina heildarætlan frá tvey túsund og tólv og fyrsta byggistigið herpeint meini eg var liðugt í tveytúsunu sekstan og tað var so bókasavn og annað og kanska forhøll til skúlan og síðani meini eg tað var í tvey túund og átjan nú stendur ikki nakað í uppskotum akkurát hær tey bæði byggidagin var liðug men tá bleiv hann so livið við eina nýggja tónleikastovu og meira tey veru kreativu fakini at teirra bygningur har tey hava verkstovur úr goymslur at hann bleiv liðugur og nú er tað so tað triðja byggistigið ið eisini er tað síðsta og tað skal so binda skúlanum saman tað verða ikki so sær at upprunaliga so vórðu tað jú tveir skúlar og tað varður tað verðar handilsskúlin og so varð tað studentaskúlin á hávíksskeiðið og teir blivu jú lagtir saman í tvey túsund og fimtan og síðani tað so hevur tað jú virkað sum eins skúli men hendan her útbyggingin hon skal so samanfinna teirbersskúlarnir enn meir og og eg má eisini við hesin her bygginu eisini er tað eisini endamálið at mann nútímans ger tað náttúruvísindaliga økið tað er jú ein partur av tí gamla bygninginum kanska har studentaskúlin var og tað er kanska ikki heiltmann kann siga tíðarhóskandi bæði stovur og kanska eisini amboð so tað er eisini gott at mann ger nakað við tað og eg haldi er gott at manneisini fær bundi skúlan saman so sær at tað veruliga er ein skúli og tí at sum eru nú so er hann skúlin nokk so spjaddir runt og so kann mann siga tað at tá ið hetta

og tað tað er jú eitt mál sum vit mugu seta okkum í øllum at viteisini tá mann hugsar um bygging at mann hugsar um teg heildina um at at mann bindi skúlan saman og mann hevur gjørt tað við glasi at mann hevur samlað allar skúlarnir í havn bæði miðnámsskúlar og yrkisrættaligar útbúgvingar á einum staði og gjørt tað til einsskúla og hevur mann eisini í mentu tá tað kemur til tekstiskar skúla í klaksvík athar er so prosjekteringgongd og tað er jú júst við sama endamáli atbinda skúlan saman so sær at mann eisini hevur eitt eitt høli har ið allir skúlin kann samlastí bæði tey sum ganga tøknibreytini har beint og á hf og eisini teimum yrkisrættarligu útbúgvingunum so tað er gleðiligt at hetta eru við kambsdøli at tað kemur nú og so má upaa vóna tað at tað við tektiska skúla tað eisini fara at koma skjótt prosjekteringin hon er so í gongd í ár og vónandi fáa skjótt at síggja eitt uppskot til tað

at kostnaðurin altso at samlaði kostnaðurin er einoghálvfjerðs milliónir mann hevurr longu brúkt tey síðstu áruni sjey milliónir til prosjektering og fyrireiking og og tað eru sjey milliónir játtaðar til í ár og so verðar tað tilsamans yvir tey næstu trý árini

verður fimmoghálvtrýss milliónir mein eg so tað tilsama fimmoháltrýskoma sjey milliónir talsamans verður so einoghálvfjerðs miliónir fyri alla ætlanina og í langtíðaríløgukarmunum sum bleiv settur har er tað jú so sær at til miðnámin kampsdali a tann búggingin hon er jú sett til trýoghálvtrýss á hálvan millión so hugsaði eg kanska at út frá tí hvussu hevur mann fingið hesar verkætlanir at passa inn í tann karmin er tað nakað annað sum á víkja ella hvussu ella sjávandi tað lætta sigur sikkurt upp at hækka tað men tað ber jú ikki altíð til men men hvussu fær mann hesa verkætlanina á passa inn í tannkarmin tað evr kanska veri áhugavert ei sin hja fíggjarnevndini tá tað fer harbeint at viðgjørt tann spurningin hvussu tað langtíðar íløgukarm ja at hyggja hvussu hendan verkætlanin passar inn harbeint tí at vit høvdu jú eisini fámjistunnilin sum hækkaði eisini óví kostnaði so tað eru tað eru nøkur ting ið mann má hyggja eftir haldi eg harbeint ø hvussu tað hongur saman og nú tí at frá tí at mann eg meini tað var til fíggjarlógina tvey túund og einogtjúgu at mann líkasum fekk hesi her langtíðar íløgukarmin attað eru sjálvandi nógv ting broytt síðan ta og hvussu sær so støðan út nú við tí at mann skal hava útbúggingina miðnámin kanstali sum vit sjálvandi taka undir við men hvussu sær tað so út í øðrum verkætlanum og hvussu eru tað allar verkætlar sum eru klár at byrja við ella og verða tað fluttar og so framvegis men eg haldi at hetta er eitt øgiliga gott mál og at tað er gott at mann bindi skúlana saman so sær at tað verður ein eind kann mann siga frá tí at skúlan blivu lagt saman í tveytúund o fimtan og tað eg haldi eisini øgiliga gott at mann uppraðfestir tað náttvísinda lagað á skúlanum tí tað er ikki serliga kanska nútímans sum er nú so eg hald at heta er gott mál sum vit taka
undir við takk fyri frú fólkan ja takk her er ein
viðmerking frá beintu løgu jacobsen ger sovælja takk fyri frú forkvinna ja eg haldi eisin etta at gott mál avgjørt men eg hugsaði at spyrja at nú var beini johannesen sjálvur inni á hesun her við kostnaðinum fíggjarmálaráðið nevnir nevliga tað at tað eigur at verða sagt at kostnaðurin er hækkaður rættiliga nógv al tohan o enoghálvfjerðs miliónir tú eg hugsað at pyrja beini johannesen um fólk í samgonguni hava fingið nakra frágreiðing um um hví kostnaðurin er hækkaður so nógv og um hetta her verður tann endaligi kostnaðurin ella um tað kann hugsast at vera uppaftur kostnaðurmil

ja takk beinur janussen ger so væl takk fyri akkurát orsøkirnar havi eg ikki men sjálvandi tað eru nakað tíð síðani mann settist teg í prosjekti ella hesa heildarætlanin í gongd tað ber mann so við tess tólv og eg meini at mann hevur sum so ikki at sjálvandi tað er prísfólkstøður hendur síðan tá og tað er eisini síðani hevðð er prosjektað til koma síðani prísfólkstøður men um tað eru onnur ting eisini sum gera tað til at at prísurin hækkar tað duga fólk ikki sjálv at siga men tað er hvørt av nakað sum mann at taka upp í fíggjarnevndini og kanska eisini okkurt sum landsstýrismagn kann eisini svara uppá
í dag takk fyri frú forkvna ja takk næsta røða er edvard
takkyri frú forkvinna ja nú er tað ein uppskot til løgtinslóg um um triðja byggistig í umbygging og útbygging av miðnámsskúlam á kambsdali eg má má siga at eg eri sera fegin um at hetta málið kemur á borð nú at vit eru komin har til at vit nú hava eina verklakslóg sum sum ger tað at tað ber til at fara ígjøgnum at arbeiða við triðja byggistigi hetta stendur hendir løgslógin ho er galdandi fyri byggiútreiðslur sum kunnu í mesta lagi verða einoghálvfjerðs milliónir og so stendur ein viðmerking um at uppskotið miðnámskúlan á kambsdali er síðstu árini um útbygdur við tí endamáli á nøkta høluðstørvin og tryggja næmingum og lærarunum nútímans námsfrøðiligar karmar arbeiðið gjørt í byggistigum og ætlanin nú at triðja byggistigið skal fara í gongd ið fevnir um at nýbyggja náttúruvísindiliga øki útbyggja felagsøki køkin og undirvísingarhølir umframt innbúgv triðja byggistig er eisini partur fyri at fullføra heildarætlanina frá tvey túsund og tólv um út og umbygging í sambandi við samanlegging av miðnámsskúlum á kambsdali sum sum bleiv gjørt tá kvar mann legði handilsskúlan og studentskúlan saman til miðnámsskúlan endamálið er sjálvandi at geva landsstýrismanninum heimild at nýta einofjerðs milliónir til triðja byggistig í sambandi við at umútbyggingin av kambsdali ferð fram og endamálið við hesum síðsta her eisini at gera uppruna veg nýbyggja náttúruvísing til økið og út og umbyggja felags øki og tað er tað at samla skúlan á tímiðjuni sum nú er er opið økið og uttandugra økið og fáa samla verkætlanina og samandrátturin er upp á tann mátan at uppskotið er til ein neyðug liðugur til tess at umogútbyggja miðnámsskúlan kambsdali fyri at fáa mas ig samlaðu heildina at vera so góða sum tað ber til eg hugsi eisini tá ið eg havi snakkað eitt sindur við tey um eftir her í sambandi við at fáa byggistig triðja byggistig í gongd tað eru eisini nógvar breytir sum sum eru inni á skúlanum og har eru ikki so góðar høluðstomur tá treingist til at fáa triðja byggistig í gongd fyri at kunna nøkta allan høvuðstørvin har er eisini komin ein ein vert eins fólsynssøga á kambsdali tað at mann hevur sett eina serbreyt og so hevur mann eisini fablabb í tí í tí einu lonuni har og við tað at mann fær alt het her gjørt so gevur tað eisini betri rúm og betri arbeiðsumstøður hjá teimum breytunum sum virka sum virka har frammanundan og tá tá sum eg hugsaði eisini líka nevna við landsstýrismannin tað er tað at mann hevur inni eftir her uppskotið hevur mann ynskt ein ein bruna ein brunan veg gjørdan í tí samlaða pakkanum sum sum kommunan og tekniska deild hjá kommununi fugla fyrái kommunu hevur verið inn yvir og tað hev verið altso tá ið tú hevur to er ikki so nógv økir í landinum har sum tú hevur virkliga stórar miðnámsskúlar sum vit hava á kambsdali og tað er atýdningarmikið at uttan um øki at mann eisini hevur væl vild við at tað passar inn í heildina og har vil eg so siga tað at tað bleiv broytt soleiðis at bilar ikki kundu standa parkeraðar inn ímillum har nú kanst tú bara koyra og taðer fyri at bussar skuld kunna koyra inn við næmingum og so koyra út aftur so tað bleiv broytt og tey parkeringsplássini berð tikin vekk og so er ein lang grekkja við síðan av niðankoyringsvegnum sum er parkeringspláss til eina rúgvu av bilinum men tðtað er bara tað at tað er veri ein avbjóðing at fáa forstáilsi fyri tá ið mann nú fer at gera nakað umanum mann fer at gera ein brunaveg at fáa asfaltera ta petti niðan eftir handavegn eg veit at mann sigur mann kanska stríðist um um tað er kommunalt ella tað er tað er ein skúli sum er lagdur sum er ein skúli fyri alt landið sum liggur í økinum har og tað vísir seg tá ið tað eru stormar og annað so er sera nógv leystgrót og skervur sum sum fíkur in yvir allar bilarnar og tað er eitt afturvendandi problem íitt afturvendandi problem og mann hevur tosað henda vð og hinv upp í posar um hetta her hevði mann kunnað tá ið mann gjørdi tann samlaga pakkan bleiv samdur um hvusumann gjørdi uttanfyri at mann tók tað við soleiðis at bilar stóðu tryggir sum koma til skúlan tí tað er ein landsskúli tað er ikki ein ein kommunalur stovnur men mann skapar við til at skapa karmar alt tað sum mann orkar men men uttan um øki er ikki gott nokk tað er so nógvir bilstaðar sum hava verið av tí sama tí at tað eru ikki sum mann sigur øki hvar eingin vindur er so so eg kundi ynskt at mann kundi fingið forstáilsi fyri at hugt eftir tí økinum sum eg vil siga hoyra til skúlan og fingið lagt alsfalt á tær niðan við síðuvegnum soleiðis at mann fekk eina heild har tað er eitt sum eg vildi virkuliga ynskt at mann fór og hugdi uppá verkætlanin er soleiðis at man økir fermetrarnir og tað jú tað sum sum alt hevur gingið út uppá og so stendur eisini her hvussu hetta her fíggjað pp á tann mátan at kostnaðurin hahar eg nakað eftir frá altso frá átjan til einogtjúgu brúkti mann sjey komm eina millión til fyrireiking og prosjektering og so hevur mann játtað sjey milliónir í tveyogtjúgu umframt óbríkta játtan frá einogtjúgu sum er eina komma tvær milliónir eg minnist tá ið landsstýrismaðurin yvirtók hetta hetta økið jenis arana tá tá var tað tað var tað var veruliga komið stíður í hetta her undir síðstu samgongu tað vtað var akkurát sum málið var uppsteðgað og og mann var gott í gongd men so steðgaði tað upp og tað var eisini tí at tað var ein men vit síggja at øðrum verkætlanin prísurin bleiv høgur og man hevði líkasum brúk fyri at steðga á men men eg fegnist um atlandstýrismaðuin jensarana sum situr við við skúlaøkinum valdi at trýsta á plagið aftur og og koyra arbeiðsbólkin í gongd aftur og siga vaiska at vit vit fáa ikki ta gleði skulu byggja verkætlan eitt og tvey fær ikki tað sum sum varð meint til heildarætlan var ikki fullfíggjað uttan at byggja stig trý eisiblivin partur av tí og tað haldi eg bæði við hesum skúlanum eisini við øðrum skúlum rásina til dømis altso har haldi at at jensarana veruliga fór í gongd eftir í verkætlan beinanveg tað hevur so tikið nakað tíð tí manst skal aftur og fram við kostnaðum men nú er manst komin har til at vit sita við við hesir verkætlanini og tað tað fegnist eg almikið í tí at tað blívur ein samlaður pakki sum ein heildarætlan sum er til gleðir fyri allar næmingar í føroyum visti mann men tað var hetta her við vit hava hugt ótrúliga nógv eftir fuglar kommunur hugt nógv eftir uttan um øki at fáa ein tryggan veg tí tað er ikki bara at siga mann skal bara uppliva tað at vera har ein morgun tá ið skúli byrjar hvussu nógvur drafikkur og hvussu nógv hvussu nógv fólk ferðast í økinum o tað sigur seg sjálvt tá ið tað er fleiri hundrað næmingar og ov nógvur lærara men men at mann kundi líkasum tikið ein diolog um tað samlaði illa eg hugsi har sum bilar standa tá ið mann hevur skúla tá man hevði skúlagongd ná mann kundi kanska fingið hvussu fórt gloppað hurðina soleis at onkundi hugt upp á tey viðurskiftini tað vildi eg verið sera fegin um vistaðið bór til annars skal sambandsflokkurin geva tí tað r erhard joensen sum sum ikki fær verið her í dag sum sum er í fíggjarnevndini og fíggjarnevndin sambandsflokkurin skal geva hesum málinum eina góða viðgerð og gleðist um at vit eru komin har til sum vit eru
takk fyri harra formaður takk fyri næstu røðar
ja takk fyri harra formaður hetta er sum longu nevnt triðja byggistig á mí umbygging og útbygging av miðnámsskúlanum á kambsdali yvirorðna so vil eg siga at tað er ómetaliga viktigt at vit hava góðar miðnámsdeplar runt um landin í landinum sum hava tæir mugu hava eina heild ella vera tað man vera samanhangandi tey tilboðini sum tær hava og alt sum eitt miðnámsskúli krevur tí at vit vita jú tað at vit hava glasir og so hava vit miðnámsskúlan í hovið so hava vit endan her á kambsdali og í klaksvík at vit vita at fyri nógvum árum síðan avgjørdi mann líkasum at mann skuldi hava nakrar deplar kring landið tí at tað hevur so ómetaliga stóran týdning at tey ungu kunnu taka miðnám nøkulunda í nærumhvørvinum tí at annars verða tey so ung tá tey fara heimanífrá at at vandi fyri at tey sletts ikki koma aftur í síni lokal øki tann vandin er øgiliga stórur og vit vita hvussu sterk miðsavnanin er tí er tað ómetaliga viktigt haldi eg at vit styrkja og og syrgja fyri at teir miðnámsskúlarnir sum vit hava uttanfyri miðstaðarøki eisini fáa líka góðar karmar og og samanhangandi karmar sum tað sum vit hava her í miðstaðarøkinum øh og tað sum mann sær her hetta her er so triðja byggistig í kambsdali sum sum snýr seg um náttúruvísindaum at um at gera tann partin við náttúruvísindini ta økið ug mann hevur eina heildarætlan frá tvey túsund og tólv sum mann so hetta so er triðju partur av og so verður eisini sagt her sum eg havi hug at endurgeva úr uppskotinum at at sambært høvuðsprosjektunum so verður lagt upp til at útbyúgging av skúlan verður gjørd í miðjuni av skúlanum tað er har sum garðurin er verandi skúlabygningi og so kemur tað málið er at skapa nýggjar og betri karmar fyri felags virksemi í skúlanum og í garðinum verða nýtt felagsøki gjørt ið skal rúma alskyns virksemi og funktiónum og styrkja samanhaldið millum næmingar samstundis sum ferðslumynstri millum ymisku partarnar av skúlanum verða betraðir munandi hatta er faktiskt kjarnan í málinum tí at tað er ofta tað tá ið vit fara undir at byggja at mann tekur ein bita í senn og alt gott um tað tað kann vera mann ikki hevur meira fíggingtøka enn at mann má gera tað í stigum men øgiliga oftani haldi eg mann sær at akkurát tann síðsti parturin tann sum skal binda alt saman og fáa skúlan at virka sum ein eind og fáa trivnaðin sum hevur so ótrúliga nógv at siga í hasum aldursbólkunum at tað sosialt virkar og at tað er sum ein sovorðnin læringsdepil sum mann er í t at at fáa tann partin upp á pláss og tí fegnist eg um at mann ger hetta øhog har kann mann so siga at at eg kundi nevnt og tað havi eg hug at nevna eisini ati at vit hava faktiskt tær somu trupulleikarnir á tektiska skúla í klaksvík har mann manglar akkurát hesa her samanbindandi funktiónina sum skal fáa skúlan at fungera tí at bæðir skúlanir bæði kambsdali og í klaksvík hava eina rúgvu av ymiskum útbúgvingum sum hava ymiskar atratitiónir og sum hevur kanska ymisk altso yrkisútbúgvingar og og mann hevur hf í klaksvík og mann hevur k í nasialu útbúgvingar at tað eru nógv ymisk ymisk sløg og skúlanir eru bygdir sum báðir tveir sum at tað eru eingi ikki ordiliga nøkur savnandi funktión har mann fær gjørt tey tingini til dømis hava vit ikki pláss fyri við sínu próvtøkur ella sveina prógv ogsovíðari at øll kunnu samlast og og og gera tey tingini har so eg haldi at tað at styrkja miðnámsskúlarnir uttanfyri ella miðnámsdeplarnir uttanfyri tað tað hava vit skyldu til at gera tá ið vit hava gjørt karmarnir so góðar aðrastaðni og tað eri eri eisini glað um at mann hevur gjørt tað skal ikki misskiljast øh visu vit so fara og hyggja eftir hesum her fíggingini so er hetta nú einoghálvfjerðs milliónir og tað giti eg at fíggjarnevndin sjálvandi fer at hyggja nærri at tað stendur her um at tað er nakað við at at verkætlanin er voksin bæði í í vavi og kostnaðið eru vaksin nógv í mun til tað lóginna sum var galdandi áðrenn og tí heldur mann at tað e rættast at koma sjálvandi í løgtingi við hesum her uppskotinum áðrenn mann bjóðar út tí annars hevur tað verið ein standandi diskussión hvussu langt skal ein byggiverkætlan verða komin áðrenn mann kemur í løgtingi og har fíggjarnevndini gjarna vilja havt at at fyrrvarda skipanaruppskot skuldi vera klárt nú sigur mann útbjóðing sum mann kennir prísin tað er eisini væl skilligt men sjálvandi kann mann ikki fara við so stórari verkætlan sum hesari kanska so langt tað haldi eg skilagott av mentamálaráðnum at mann kemur við tí áðrenn so at mann fær líkasum tryggja sær at tað er í lagi og tað rokni eg eisini við at mannmá vistimann hyggur eftir langtíðarløguætlanini nú veit eg sjálvandi ikki um tað eru nógvir støðlair pengar men vis mann hyggur eftir langtíðaríløguætlanini so skjýtir landsverk upp at mann brúkar fimmogtjúgu milliónir í trýogtjúgu fimmogtjúgu í fýraogtjúgu og so fimm komma sjey í fimmogtjúgu og tað er so ikki øll tann upphæddin avsett á langdíðar íløguætlanin visi eg síggi tað rætt sum manglar kanska eini trýogtjúgu milliónir runt rokna so at so at tað má mann sjálvandi fáa upp á pláss tað skilji eg væl mann ger áðrenn mann kemur við áðrenn mann fer at bjóða út og so víðari tí at tá tá er kanska hevur mann kanska brúkt pengar sum mann visti mann nú ikki sikkur upp á at mann hevur restina tað er sjálvandi ki fyri ta fyrsta er tað er tað ikki ikki heimild fyri at gera v tað og fyri tann næsta sum vildi tað eisini verið eitt sindur ókløkt haldið so tað haldi g er fínt at mann ger tað og eg haldi at sum eg segði at tað hevur øgiliga stóran týdning at styrkja miðnám úti um landið eisini og tí haldi hetta er eitt gott uppskot og sjálvandi fara vit at hyggja eftir tí fíggjarliga tað ljóðar øgiliga tað ljóðar øgiliga nógv einoghálvfjerðs milliónir fyri hetta her prosjektið men tað er væl møguligt við í við tíðin er jú altso tað er lang tíð farin síðani mann byrjaði upp á hetta her og tað at vit hava sæð nógvan prísvøkstur og so víðari at tað er væl møguligt at hetta er ein rímiligur prísur tað skal eg slett ikki siga men men tað ljóðar nokk so nógv men tað fer fara vit sjálvandi at hyggja eftir í viðgerðini í fíggjarnevndini og hetta málið skal fáa eina góða viðgerð frá javnaðarflokkinum í fíggjarnevndini
takk fyri har var
edva jakobsen eina viðmerkingtakkfyra hara formaður nú kennir eykun samelsen væl til hetta her økið tá ð að er inan fyri skúla øki eg hugsi bara tá ið tað eru skúlarnir akkurát tað sum eykun samensen inni á at mann ger góðar skúla runt landið vit er blivi soleiðis í dag øgiliga nógv broytt í forholds til suar fimtan ár aftur tíðina eg hugsi um hvat fyri slag av av breytum mann hevur inni á einum skúla og o og tað er so ræðuliga sum eg kann fegnast um bæðini í klaksvík og tað sama kambstalið og tað sama suðuri við serbreyt um mann gevur møguleikar til ein størri skarði av fólki og ungdómi men tað sigur seg sjálvt at so skalt tú eisini hava rúmd inni í skúlan og tað er eisini tað sumann snakkar um við fólkaskúlanum nógvar av teimum eru eru í minna lagi nú tí tí man hevur so nógvar breytir so at tað er eisini tað fylgir við og tí gleði tað meg at mann so ver komin hær til at at mann líkasum fylgir við í tí at hølini eisini mugu egna seg til til endamálið bæði her og og klaksvík og aðrastaðni soleiðis at mann hevur góðar

eygum samelsenja takk fyri ja tað er rætt at mann hevur mann mann hevur nemiliga øgiliga varierað útboð á hasum miðnámsskúlunum og tað er ein væl virkandi serbreyt á kambsdali og vit hava eisini eina øgiliga væl virkandi serbreyt á tekniska skúla í klaksvík har hevur mann so tann fyrimunin man hevur í versti og sovorð tí man er ein teknisku skúla men men annars eru hølini gomul hølir sum slett ikki eru gjørd til endamálið visstuvit hugsa um serbreytina so tað er púra rætt sum edvar jacobsen sigur at vit mugu fylgja við at vit mugu hava hvussu er við tíðini fáa gjørt hølini og umstøðurnar tíðarhóskandi og egnaðar til t ær miðnámsskúlarnir eru heilt nakað annað enn teir vóru so at tað mápassa
til endamálið takk fyri at fara mær ja takk fyri vit fara so til næsta røðara og nú er tað bil justinussen sum fær orðið
fyri harra formaður ja hetta her

ein ætlan um at útbyggja tað síðsta byggistigið á

upprunaliga ætlanin var at byggja skúlan út við trimum byggistigum og minnist eg rætt so skuldi tað kostað tveyoghálvtrýss milliónir tilsamans øll trý byggistigini tað fyrsta byggistigið skuldi kostað seksogtjúgu milliónir eg haldi tað kostaði væl meiri tá e avdodnaði og annað byggistigið haldi eg kostaði væl meira enn tað skuldi og hetta er so triðja byggistigi og tað kostar einsamalt meiri enn øll trý upprunaliga skuldi kosta men soleiðirnar eru soleiðisnr er verin blivin innan fyri byggivinnuna og vit hava lítið annað í at velja antil bara at siga at vit byggja ikki ella at vit byggja fyri tað sum tað kostar og alt annað líka so haldi eg at úrslitini av at útbygja okkara land á øllum mótum innan fyri heilsuverk innan fyri innfrastruktur innan fyri skúlaverk almannaverk tey gera okkara samfelag betri men tað ger eisini at okkara samfelag er nógv meiri mótstøðuført og framleiðir nógv meiri sum er grundarlagið undir at vit halda fast um okkara vælferðarsamfelag so tað at íløgur kosta væl meira enn tær at hava gjørt tað skal avgjørt ikki ræða okkum tað góða við einari íløgu tað er at hon er ein eingangsútreiðsla men at hon hevur langtíðarvirkna og hon ger gott í nógv nógv nógv ár fram tíðina men hon følist nokk so herkin ta løtuna tá ið hon

tí haldi at vit altíð eiga at síggja íløgur í í tí ljósunum at ikki at seta tær upp ímóti hvat vit annars hava til umrøðu av av rakstri tí rakstur er afturvendandi meðan íløgurnar eru eingangs og vit hava havt ta avbjóðing haldi eg tey seinastu árini at vit hava verið samd um at gjøgnumgangandi hava vit ikki útbygt okkara samfelag í nóg stórari ferð við tann vøkstur sum annars eru í samfelagnum vit hava havt ein íløgukarm í nógv ár upp á ae liðuð um sirka trý hundrað milliónir og tað eru fleiri inni her sum hava hildið at tað er verið for lítið og tí samdustu við beinanvegin í hesari samgonguni um at vit skulu lyfta han upp á fimm hundrað milliónir men vit kommu renda okkum eisini ta avbjóðingina at vit kláraðu ikki at vit kláraðu ikki at at brúka fullar íløgupengar tí at tað er so nógv virksemi annars í landinum og tað tekur sína tíð serliga hjá almennum myndugleikum at fáa tikið seg saman at framt tær byggiverkætlanir sum vit í løgtinginum gjarna vilja fáa framt og tí er blivið meiri meir pengar støðlaðir og tað er ikki gott vissu pengar ella íløgu játtanir bara hópa seg upp og tær ætlanir sum vit hava fyri at útbyggja ikki verða framdar í í sama tíðarmáti sum vit annars eru samd um at tær tær skulu gerast og har havi eg eitt hjartasuft til teir myndugleikar sum eru sentralir í slíkum og tað eru kanska serliga landsverk og friðingarmyndugleikar og onnur vælsignaði tykkara arbeiði við politiska viljan í landinum okkara okkara politiski vilju er at útbyggja innan fyri øll økir tí at her streyma fólk til okkara land og fólkavøksturin er stórur og vit hava brúk fyri bústøðum vælsignað verður tykkum ikki brúka amboð til at steðga bústaðarbygging vit hava brúk fyri skúlum vit hava brúk fyri vegum vit hava vit hava brúk fyri útbyggingum fyri at samfelagið skal kunna taka ímóti tí stóra vøkstrinum av fólki sum er og sum er grundarlagið fyri framtíðini besta framtíðartrygging sum er fyri okkara vælferðarsamfelag tað er fólkavøkstur so eg hopi tað at almennir myndugleikar taka seg saman og og innrætta sína sín kkunnu vit siga í gásareygum politikk og sínar sínar mannagongdir til at vera meiri jaligar og í parti við politiska myndugleikan soleiðisnar at vit fáa mál avgreitt og sleppa víðari tí at tey sum bera prísin og kostnaðin fyri at vit ikki byggja út í nóg stóran mun tað eru tey fólkini sum eru læst í bústaðarneyð til dømis ein rúgva av føroyingum er læst í bústaðarneyð og ein orsøk til tað er at almenni myndugleikar eru forseinir at arbeiða í takt við tær bæði tær ætlanir sum eru tær játtanir sum eru politiskt og eisini tær ætlanir sum eru á privata marknaðinum fyri at útbyggja hetta er ein útbygging sum er neyðug fyri at taka ímóti tí vøkstri av ungum sum ynskja at útbúgva seg á miðnámi og eg eri sera fegin um at landsstýrismaðurin jens arana er komin her til og kemur í tingin við hesum uppskotinum hóast tað kostar hesar einoghálvfjerðs milliónirnar tí hetta er alneyðugt hetta er eisini alneyðugt í kappingini t halda eitteitt táttað samfelag soleiðis at ikki allur okkara ungdómur sær glasir og tær glasligu umstøður sum eru har samstundis sum mann stendur inni á kambsdali ellar í klaksvík og hyggur eftir ella í suðuriy og hyggur eftir okkara umstøður kunnu ikki samanberast við glasir so tað er eisini ein spurningur um at kappast um ungdómin og at geva teimum javnbjóðið som virðiligar umstøður og tað haldi eg væl lýst í hesum uppskotinum at her fáa tey nakrar umstøður sum ikki bara eru fýrakantaðir undirvísingarhølir men sum eisini eru er rúm í skúlanum til onnur ting enn akkurát tað at sita á sjálvum skúlabonginum men eisini rúm til at vera í skúlanum til felags aktivitetir og annað og tað er týdningarmikið fyri trivnaðin og trivnaðurin er nummar eitt tá tú gongur í miðnámsskúla og eg haldi at hetta hetta prosjektið er væl fyrireikað her liggur tað í sum eg haldi við politiskt eru samd um skal liggja í tá ið mann fær í holt við eina slíka verkætlan og eg eri sera fegin um fyri øll tey ungu lesandi inni í eysturoynni og í norðoyggjum sum dáma væl ganga í skúla og sum ynskja at koma á miðnám at vit fáa sett gongd á hetta tryggja triðja byggistigi so hetta er enn eitt ja og eisini tey ungu í sundalagnum sum eisini ganga í skúla á kambsdali í stóran mun so so hetta er up á allar mátar haldi eg ein ein góð søga takk
fyri frú forkvinna
ja takk her var ein viðmerking frá pállari reynardegví gerst væl ja takk fyri forkvinnan biljusinus var nú spurningin um innartikina ella ella mótstøðuna ella ella hvat mann kann kalla tað í sambandi við byggiverkætlanini vit mann sær burtur frá at tað kanska kann vera ein fyrimun í hvørt at mann hevur eina innbygda innartik sum tryggjar at vit sum politiskipan ikki loypa framav ella ikki gera ov nógv av og so framvegis so so er tað sjálvandi eitt aspekt men vit vit mann heldur at tað ikki skal vera so er børa samdøguligur biljusinusinnaður tí at mangan tykist tað sum byggisamtyktir og annars tær mannagongdir sum eru rundan um at fáa verkætlanina veruleika er ótrúliga darvandi í mun til at fáa loyst trupulleikar
skjótt og effektiv takk fyri
ja frú forkvinna eg fari at takka pálla renatigvu fyri viðmerkingina og fegin um at hann tekur undir við hesum sjónarmiðunum eg veit at tað er sjónarmiði sum pálla reynatúgvu eisini hevur víst á og tað er bara eitt og tað er tað at fyrr ella seinni so kemur politiski myndugleikin har til at hann sigur jamen vit hava givið myndugleika frá okkum til innstansir í samfelagnum men vissi hesir vissu vissu hesir stovnar í samfelagnum ikki eru sinnaðir til at hjálpa okkum at lyfta tær uppgávur og avbjóðingar sum eru fyri at tryggja vælferðina av samfelagi so mugu vit bara minka um heimildirnar hjá hesum stovnum og taka tær inn aftur í politikki tí at mann vil hava nøkur ting avgreidt tá ið mann situr sum samgonga hevur samtykt at vit vit skulu fremja til dømis ein bústaðarpolitikk vit skulu fremja nakrar verkætlanir sum skulu gerast og tú upplivir at myndugleikar sum eru undirlandsstýrismanna ræði leggja fótáonglar so so so skapa tað ein ein mótvilja eisini í politisku skipanini at atta tað valdið kann ikki blíva við at
at vera á teimum hondunum sum eru ímótur takk fyri ja takk so er næstur næsta røða er bjørnar ruttvang
vit viðgera eitt uppskot frá jenisarana landsstýrismanni um triðja byggistig í umbygging og útbygging av miðnámsskúlanum á kambsdali hetta er eitt ordiliga gott uppskot vit høvdu eitta uppskot í farna valskeiðið við einari upphædd sum tíverri ikki rakk men eg haldi at tað hevur verið hetta hev verð verið ávegis leingi og at mann tað stendur vist nokk eisini í uppskotinum at mann hevði eina heildarætlan longu frá tvey túsund og tólv har sum hetta er triðja byggistig haldi miðnámsskúlin í á kambsdali hevur einir fimm hundrað næmingar eg var og vitjaði har fyri ikki so langari tíð síðani og hóast at hølisumstøðurnar í verandisdøgu so avgjørt eg ikki eru tær allarbestu so sýnist tað vera eitt gott lestrarumhvørvi og trivnaður á skúlanum tað er ein hugnaligur skúla eg helt sjálv at hann var óvanliga krókutur ella hvussu mann skal siga men tað gav eisini ein heilt annan hugna sum mann ikki altíð fær í sovorð nóð nýmótans bygningunum bygningum skúlin á kampsdali hevur umframt miðnámsbreytir so er man eisini fhs so hann hevur akademi útbúgving og harafturat so liggur hf í klaksvík eisini undir miðnámsskúlanum á kambsdali skúlin varð tikin í nýtslu í nítjan hundrað og hálvfems síggi eg á heimasíðuni og eg minnist faktiskt tann gamla skúlan tá eg sjálv gekk í studentar skuldi á hoydølum so vóru vit og vitjaðu í gøtugjógv har var har var ordiliga rokaligt minnist meg rætt óg øgiliga trongt men tað er ikki bara fysisku rammurnar tað kemur annað uppá tað var eisini ein góður skúla mann má siga at tað er hent nakað seinni árini á miðnámsøkinum vit hava fingið nakrar góðar skúlar eg hugsað eisini um skúlan í hovi sum er ein flottur bygningur sjálv haldi eg tað er nokk so harmiligt við hesum skúlunum sum mann leggur nærmast uppi í fjøllunum tí man ikki kann semjast um í hvørjari bygd ella hvørjum býan skal liggja og í so máta er skúlin á kambsdali heldur ikki eitt nakað undantak tað er eisini eit kompromi sum er orsøk til at hann liggur á kambsdali

meni og so glasir sjálvandi og og nú snakka fólk um at sameta aðrar skúlar við glasir og eg havi hug at minna á at tað var tað gingu øgiliga nógv ár har sum miðnámsskúlanæmingar her í havn og miðstaðarøkinum høvdu ótrúliga vánaligar umstøður áh tilgongdin til glasir hon var tungu tað kostaði ja hvussu er ein landsstýrismann men men eg haldi at mann hoyrir myndinar frá skúlanum nú og tað taki eg sum tekin upp á at at fólk trívast har eisini

triðja byggistig hetta er talan er um alt fjúrtan hundrað og áttaoghálvfjerðs nýggjar fermetrar her skal nýtt felagshøla og tað skal rúma ymsum virksemi og funktiónum og so skal byggjast afturat til náttúruvísindaliga øki nýggjar skúlastovur og nýggir køkur verður eisini gjørdir og tað verður bygt útbyggingin verður gjørd í í miðjuni í skúlanum har sum ein garður er tann materiella heimildin sum varð samtykt í farna farna valskeiði eru eru gingin út ella tað vil siga tað kann gott vera tað vara tann upprunaliga gamla lógin sum bleiv longd tá tað minnist eg ikki ordiliga men undir øllum umstøðum haldi eg at tað er gott viðhvørt at vit at it fáa nýggjar verklagslógir landssjúkrahúsið er eitt gott dømi um har sum mann missir yvirblikkið tá ið verklagslógir blíva nógv ár og fatað um fleiri ymisk byggistig

verða játtaðar við hesum sjálvandi fíggingin er má koma til vega komandi á komandi fíggjarlógum og í hesum uppskotinum verður lagt upp til ati

at afturat teimum sjey milliónunum sum eru tjáttaðar á fíggjarlógini koma fimmogtjúgu afturat í tvey túsund og trýogtjúgu fimmogtjúgu í fýraogtjúgu og so tað resterandi fimm komma sjey í fimmogtjúgu tað vil siga at tað verður liðugt at hyggja eftir ætlan í fimmogtjúgu ja eg havi sum so ikki so nógv at leggja afturat hesum uppskotinum vit fara so avgjørt at taka undir við at út og umbyggja miðnámsskúlan á kambsdali og ja eg gleði meg til at viðgera hetta í nærri í fíggjar
takk fyri ja takk næsta røða er beinta løgið jacobsen
ger so væl ja takk fyri frú forkvinna komandi ár so eru tretivu ár síðani miðnámsskúlin á kambsdali varð tikin alment í nýtslu og við loyvurs og forkvinnu hugsaði eg líka sleppa at lesa á nakrar reglur
tu av heimasíðun gar skúlanum j ger so væltí har stendur nemligani at tá skúlin varð liðugurð í nítjan hundrað og at tað taka vit umaftur tá skúlin varð liðugur í nítjan hundrað og trýoghálvfems tá leyp so mikið av peningi av at sangstovan varð bygd á aðruhædd samstundis sum tey fingu eina stovu eyka á fyrstu hædd tíað kemur neyvan fyri í dag at peningurin leypur av til eina byggiverkætlan h trýoghálvfems tá tað eru rættiliga nógv ár síðani tað var eg faktiskt liðug og hóf í klaksvík men eg minnist vinfólkini hjá mær at tey gingu av kambsdali tá y byrjaði gøtugjógv so vóru tey so heppin at vera við tá ið skúlin flutti á kambsdal og klaksvík tann bygningurin sum var tá har vóru serstakliga vánaligar umstøður tí minnist eg altíð hvussu spennandi tað var at koma inn á kambstalið við einum spildurnýggjum bygningi alt var ljóst og flott alt tað var heilt øðrvísi umstøður og eg havi eisini síðan verið nakrar ferðirnar inni á skúlanum til framløgur og annað og eg má siga at tað er altíð øgiliga hugnaligt at koma inn á miðnáma á kambsdali og eg haldi eisini ata eg merki øgiliga væl at starvsfólkini har eru øgiliga angaseraðir til dømis hava tey har av tónleikastovur har eg merki at starvsfólkni eru rætiliga angaseraði nú havi eg sjálv fingið nokkso nógv við samfelagslig viðurskiftir og merki eisini at starvsfólkini eru rættiliga angaseraðir og vit skulu ikki undirmeta at lærarar ið eru øgiliga angaseraðir teir hava ómetaliga stóran týdning fyri ein skúla og fyri trivnaðin hjá næmingunum øeg kenni øll fleiri ung sum hava gingið har og sum eisini hava havt tað havt tað kensla ataeð verið ein øliga góð uppliving altso nógvr nógv so stuttligani fakligt ø men frú forkvinna sjálvandi hava karmarnir kring eini skúla eisini stóran týdning og tí fegnist eg eisini um hetta her uppskotið um triðja bygdstigi á kambsdali tí e haldi hetta e eittrættiliga positivt uppskot vit hava sæð at aðrir miðnámsskúlar eru blivin bygdir út ikki minst glasir og tí haldi eg eisini er tørvur á at tað verðar uppaftur betri umstøður á kambsdali og ymiskt er eisini henta teknsaskúla í klaksvík men eg haldi eisini har er umráðandi at tað eru rættiligani góðar umstøður á tekniska skúla í klaksvík men kortini hov sjálvt m verið positiv um hetta uppskotið her so fari eg at loyva mær eisini at koma inn an tann fíggjarliga partin útbúggingin hon kostar einoghálvfjerðs milliónir í tvey túsund og átjan varð ein materiell heimild latin á tretivu milliónir og fíggjarmálaráðið ger hoyringarsvarið vart við at av tí at kostnaðurin er hækkaður so nógv so skal mann siga gera vart við tað í viðmerkingunum og siga hví mann fer í løgtingið og tí hugsaði eg at spyrja landsstýrismannin altso einoghálvfjerðs milliónir krónur altso hví er kostnaðurin hækkaður so nógv og er hetta tann endaligi kostnaðurin ella er tað hugsandi at tað fer at vera uppaftur kostnaðarmiklari tað eru nøkur viðurskiftir sumi mugu viðgerast men sum sagt eg haldi hetta annars hett ertrættiliga positivt uppskot og nú fer tað so í fíggjarnevndina og har fer tað at fáa eina góða viðgerð men eg vóni kortini at landstýrismaðurin eisini í dag kanska kann siga eitt sindur um hví kostnaðurin er øktur so nógv og um tað er hugsandi at at tað so koyrt verður uppaftur dýrari men sum sagt eitt positivt uppskot takk fyritakk fyri tann næsti a røða verður landsstýrismaðurin jenis arana
glað fyri at okur komu til hesa løtu tað má eg siga tí eg havi frá tí at eg byrjaði havt nógv høguðbroggji av hvat mann eg skuldi gera við hetta uppskotið nei við hesar ætlanirnar um útbygging tí tað er blivin jú steðgaðar undanfarni samgongu tí nettupp tí at prísurin fór hekkaði so nógv einki helt eeinki prísuppskot einki prísuppskot ongar ætlanir hildið mann tosaði um nakrar tretivu milliónir sum fóru mann upp á nakrar hálvtrýss so eg gjørdi so av at okur máttu fara at gera eitt eitt eitt grundleggjandi arbeiði fyri at finna útav hvat eð tað endaliga talið fór at vera tí tað mátti ikki henda og tað er grundin fyri at okur koma her í í eisini ein av grundunum fyri at koma í tingi við tí dag tað máttu ikki henda at at okur stóðu við einari gølu afturat altso tað tað tað má vera soleiðis at okur hava reeld tøl at okur hava reeld tøl sum fara at halda so okur ikki standa við einum bygningi okur kenna tað farvæl sum er tvær kanska tríggjar ferðir so dýrur sum okur fingu at vita her í løgtinginum eg haldi at hetta fer at halda men tað var áðrenn puturin blandaði ikki uppí okur vita tað at prísrnirteir fara beint uppeftir nú so so tað er ilt at siga um hetta her verður tað endaliga talið men men fíggjarnevndin fer sjálvandi eisini at at hyggja at tí men eingin kann siga hvat ið verður um eitt um um eitt hálvt ár ella an í morgin heimurin er jú skikka sær øðrvísi enn eg havi so langt aftur fyri at finna útav fyri at finna líknandi sum gongur fyri ikki í dag harmiligt syrgiligt øh meni ig líka siga at at í øllum hesum arbeiðinum so havi eg góðar upplivingar eisini millum annað tann dagin tá ig tá ið tveir arkitektar komu inn og og vístu okum teirra hugsanir aftan fyri tað vinnandi uppskotið og eg ja eg havi skrivað niður her í ætlaði at at fari biðja fíggjarnevndina um kanska at at bjóða teimum inn í fíggjarnevndina tí tað er eitt tað er líkasum mann fær ein heilt aðra hugsan um tað tá ið mann tá ið mann sær teir framleggja tað hetta er júst ein ein samantrynning av tveimum skúlum tað vóru jú tveir skúlar tað var jú handilsskúlum og og og studentaskúlum sum blivu lagdur saman tað var fimtan og tá ið mann leggur saman so eti ikki altíð at tað er so ja at tað gongur so væl upp í eina eind men egvil siga at uppskotið hjá teimum arkitektunum sum sum vunnu kappingina tað er genialt tað er tað er hugtakandi teir taka henda garðuin sum er mitt ímillum báðar skúlarnir og útitaann og og teir hava fingið fjúrtan hundrað og áttaoghálvfjerðs kvadradmetrar burturúr tað er ikki so lítið í tveimum hæddum og og tað r tað er tað er virkuliga hugtakandi at síggja si hetta felags øki sum skal gera tað at skúlin blívur meiri innbjóðandi at hann blívur meira at at at at at næmingfinna hvønn annan betri og og og ja at tað kemur skuldi siga ein ein sál inni í skúla og tað haldi eg hevur eydnast teimum ómetaliga væl á pappírunum í hvussusur og so hetta her at eitt ljós spæl sum teir hava megnað at at at at fingið inn tí tí tað at fara byggja mitt inni í einum einum eimillum nakrar bygningar tað er ikki altíð so lætt at fáa fáa ljósið framat tá ljósið sum eru so avgerandi og so hetta her at fáa fleiri stovur afturat til náttúruvísindaliga øki tað hevur eydnast eisini ómetaliga væl hjá teimum so kemur ein mitt í tí heila tað verður tað hevur verður spurt um um hetta her kostnaðinum hví ið tað er hækkað so nógv og lat meg bara taka tað beinanvegin tað er sjálvandi sum onkur hevur nevnt tann generelli prísvøksturin sum eisini gjørdi tað at at mann mann støðgaði við byggingini undinfarna landsstýri men tann prísvøksturin er so ikki blivin minni og og so eru tar broytingar tá ið ein bygginevnd situr og blívur sitandi og arbeiðir og og og kanska alt gott um tað men so er eisini ein ein ein trupulleiki og tað er tað hon kemur við broytingum alla og eru broytingar ringar ja broytingarkosta sum oftast meni men tær verða gjørdar tí at mann heldur at tað ger skúlan betri og tað haldi eg eisini at okur kunnu siga her har eru skúlastovur komnar afturat har er ein nógv betri køkur komin afturat og so omanalt kemur ein ein sumhaldivr edvar jacobsen sum tosaði eitt sindur um tað ein veður ein brandveður sum ongantíð er komin og sum er neyðugur og sum okur ikki sleppa uttanum sum burdi er komin fyri nógvum nógv nógvum árum síðani og tað er ikki ein hittsindur brand veður tað er ein veður heilt niðri frá høvuðsvegnum og niðan til skúlan ein ein ein trygd fyri fyri næmingar og lærarum minnist til at tað eru hetta er ikki ein lítil skúli her ganga fimm hundrað næmingar og og her starvast fýrs fólk tann brandveðurin kemur so aftkom so afturat ri ja ikki so langari tíð síðan har k har okur máttu bara leggja kortini siga jamen hann má gerast og tað hevur so alt gjørt tað at talið er farið uppeftir og uppeftir og upeftir og uppeftir og tað er so komið upp á har ja okur biðja um nei heldur siga tað soleiðis um umum møguleika fyri at at fáa einoghálvfjerðs milliónir um tað so verður tað tað tað kann vera lægri nú vita okur ikki hvussu hvussu tilboðini vera eg vóni ikki at tað verður hægri men hvussu so er so vil eg siga at hetta er hetta hava tey uppiborið hetta fer at geva ein ein ein ja eina sál inni í í skúlanum her gevur eitt øki sum sum skuldi farið at skapt trivnað bæði hjá lærarunum og næmingum og og eg vil eisini siga at at miðnám á kambsdali og eisini ráðsum færi tann sakt skuld tað hevur spøkt nú nógvárpolitiska systeminum og eg haldi at tað er er fantastisk at okur fara í gongd við hesi bæði tí at tað hevur eisini nakað við økismenning ella økis trygd vilda kalla tað at gera tað at ikki alt skal liggja rundanum og í høvuðsstaðnum men at okur eisini byggja út harúti sum tað enntá er e er bíligari at at at búleikast so tað er tað er eisini eitt gott argument haldi eg men altso samanumtikið so so haldi eg at eg haldi eg havi svar upp á teir spurningarnar sum vórðu eg vil líka síggja ja onkur spurdi um men tað hevur eisini verið huglaigt frá onkrum øðrum um langtíðaríløgu karmin jahann er so langt síðani sprongdur tað tað er tann sum okur loyddu í fjør í hvussuso er men tað vísi seg sum at ald biljustinussen nevndi tað alt verður ikki brúkt sum stendur í íløgukarminum so tað tað er eitt eitt eitt vist rúm frá ári til ár men heilt sikkurt kann eg longu siga nú at at har noyðast nýggjar raðfestingar at at gerast men eg haldi at hetta sum biljustinussenes ómetaliga væl greiddir frá hetta sum nú fer fer at verða gjørt hetta er ein neyðug íløga tí hetta er íløgan í í framtíðina í framtíðarføroyingunum og hugtak sum ella hvat ho skal kalla tað lat kanska noyðast við at siga ein ein ein setningur sum sum eg mátti skriva niður sum biljustinussen kom við tað er hetta her at ein íløga er ein gans men hon hevur langtíðarvirkuna tað er so viktigt íløgan er eingans hon er ikki sum sum rakstrin vissju hann hækkar so hekkaran eisini ella so blívur taðverandi og og og og tað er hvørt ár meðan íløgan tá ið hon er gjørd so stendur hon har og í hesum førinum er som grundarlagi fyri fyri føroyar og komandi føroyingar og tað gleðir seg ómetaliga nógv yvir
takk fyri tað eru fleiri viðmerkingar tann fyrsta frá pálli á reynatúgvu
ja takk fyri forkvina tað varspurningurin um tann fíggjarliga partin eg eg ætli mær kanska at taka orðið seinni um tað tí at um eg havi roknað rætt so fyri hesaer fjúrtan hundrað og áttaoghálvfjerðs fermetran sum verkætlanin rúmar ella fevnir um so koma tað upp á ein fermeturprís sum liggur øgiliga nær við at vera hálvtrýss túsund krónur umleið hálvtrýss túsund krónur so veit eg ikki um øll mvig viðurskiftir eru við og eg veit heldur ikki um allur innbygsparturin er er við men í hvussu er tað tøl sum eta seg øgiliga ógvusliga uppeftir soleiðis at eg haldi at vit mugu hava eina fatan sum samlar politisk skipan hvat vit gera við akkurát tann spurningin tí soleiðis sum tað er í løtuni uttan mun til undir berghol ella byggiætlanir av bygningum so er prísurin sum vit betala fyri hvønn
fermetur av kvønn metur ómetaliga høgi takk fyri
ja tað er einki at ivast í at at tað noyðist mugu okur gera tí tað er avmarkað hvat ið kann taka stat inn í kassan men jú altso innbúgvið er við í í í prísinum tað kann eg so siga men tað hevur heldur ikki gjørt tað bíligari at at at mann hevur ein eina bygging í tveimum hæddum her ha so og tað er eina øgiliga spesiell bygging tað er tað tú fer inn í í hetta miðrúmi og tú skalt skapa ljós og so víðari tað eru nógvar útforningar har meni ja ja so má man bara so mámmu bara spyrja seg sjálvan taka ena avgerðir um mann vil vil vil vil gjalda tað sum ein so framúr bygningur kostar men eg haldi at pollarenatúgvur situr í fíggjarnevndini ja eg fari at endurtaka hetta her jóða bjóða teimum inn tað er so teir kunnu greiða frá
hvat teir hava fingið burturúr fyri penga
biljustinusen gersvæltakk fyri her er ein brunavegur sum jensarana kom inn á og nú var eg í tvey túsun og nítjan og eysturaðalfundi og har helt hon e tromt røðu og ta løtuna tá ið hann flutti seg frá sínum bústaði og til fundin eysturaðalfundin tá stóð allir nú jorkstillir altso allar bilrøðirnar steðgaðu upp meðan kortesjan hjá tromp skuldi koyra hetta her strekkið sjúkrabilar obrambilar altstóð stilt tí tað var sjálvandi eldur í onkrustaðni og onkur var sjúkur alt steðgaði upp har vóru ikki nókrir brunar vegir ella nakað sum helst í nú yorker er kanska ein av heimsins tryggastu tryggastu høvuðsstøðum altso kambsdalur er ikki nú york p á nakran máta og ikki serliga tappi fólka heldur og har er ein rímiliga góður veður níaltil skúlan tað er tí eg var inni á hesum her við myndugleikakrøvum altso fer mannikkiviðhvørt øgiliga langt fyri at dyrka prinsippini og og fyri at náa tað ulltímati
iva
ak jensarana ger so væleg havi hug til at siga at eg haldi okur taka hatta kjakið inn ánfloks brunavegur jú altso tað er mann kann sjálvandi mann kann diskutera um krøvini er eru nóg góð men nei eg haldi tað okur taka tað inn án floks
eg haldi fastur við vegin
síðan er tað edva jacobsen ger sovælyri frú forkvinna at tað er øgiliga skilagott svar at har men lat tað fara t at kanska treingir okkurt til at hava tikið inn á floks í nógvum flokkum a eg hugsi um at tað bruna vegin tað stendur kanska ikki akkurát hkvat hann kostar men eg veit at teg veri ein stórur avbjóðing tí at koyra rættiliga nógvir bilar og ikki bara niðan á skúlan men men inn til fuglafjørð síni heild til øll onnur vinnu øki samstundis tað sum eg nevndi við hesum her tað er tað at mann kundi hugt eftir tá ið mann ger tann vegin oman at mann hyggur eftir teimum parkeringsmølunum sum er í dag um mann kanska bar bar til at taka tað við tá ið mann er í gongd og mann hevur alla ráveruna á staðnum so er tað kanska meira indeologur sum hevur verið trupul at at at líkasum at fáa framt og tað hevur nógv oyðleggjasi við sær at tað er óparkeraði um mann finnur kína loysn tí blívur ta ongantíð gjørt so at mann fer at gera uprunavegin so so kundi tað verið gott visti mann tók ta parkeringina við

k jensarana gersovælja vist mann fer at gera handan vegin sigur edva jakobsen eg trúgvi ikki at mann sleppur undan ja ikki uttan at ávísur løgtingsmenn fáa broytt krøvini men men eg tað færur mann nú ikki gjørt eina handan vending men trúgvi mann sleppur ikki undan men edva jacobssen er inni á nøkrum áhugaverdum ella týdningarmiklum og tað er tað er hefta við parkering tí ofta er parkeringin tann størsti støðsta háttanum ímóti brunatrygd tí bilar verða jú blakaðir allastaðni teir parkeraðar settir allastaðni fram við vegin veðurin góður niðan til skúlanum sigur billjustinusen men visti er sum aðrastaðni so e ivist eg onga løtu í at tær standa bilar kanska báðumegin eg veit ikki men eg kundi undrað vist t er sum aðrastaðni men altso brunamyndugleikin hevur so givið boð um at har hetta gongur ikki longur undantøkini ganga ikki long og tí er
tað við í hesum uppskotum
takk sær tað eyðkund samvitsið ja takk fyri frí fólkum ja hetta er ein eitt gott uppskot ein neyðug íløga og tað sum er við íløgum í miðnámi kring landið og eisini her tað er at tað er ein íløga í framtíðina tí tað ger jú at okkara ungdómur støðast her og og eisini at tann veður støðast í lokaløsunum eitt sindur longri í gudsgerð sum eg eisini nevndi um mínari røðu tá tað so kemur til fíggingina so nevnir landsstýrismaðurin at tað er einki at tosa um at íløgukarmurin er langtjavn sprongdur at tær mugu nýggir pengar til so hugsi eg at tá ið hann fer at hyggja upp á tað at hann so kanska eisini skeitir eitt sindur longur norðureftir tá ið íløgukarmurin nú skal revur dirast og kanska eitt sindur drippar av eisini har tað hevði verið ordiliga gott so vit fingu somu fortreytir
hjá øllum skúlum takk fyri
takk landstýrismaðurin ger sovæltakk fyri eg havi ðn bleiv landsstýrismaður sett meg fyri at vera á hvørjum einasta fundi sum okur hava eina ferð um mánaði við landsverk og eg haldi at tað er tað er sikkurt tann tíðin sum sum er best sett av tí tað ger at mann mann er øgiliga væl inni í nógvar tíð sum gongur fyri seg so eg haldi ikki at norðurøkiskulu taka klaksvík eg haldi at tað er verið við á hvørjum einasta fundi síðani tí okur hava ein tekniskan skúla har sum hevur stórar útforgingar tað á nógvum økjum altso sjálvt um mann er nýggjur so so er kanska tann nýggjari parturin saman sum í listasavninum er tann sum er er er ringast fyri seg so har eru avbjóðingar ja og okur okur hava tær
viðgerðar javnan takk fyri tann næsti at røða
verður páll a reynatúgvu ger so væl ja takk fyri forkvinnan tað er sjálvandi altíð ein ein sigur fyri fyri okara ungdómi harvegist yri okkara land at vit styrkja um at menna skúlar í landinum tað lat ongan iva vera um tað tað taki eg fult og heilt undir við eg haldi eg tað er eitt sjálvt um glasir hevur sínir lítir og uttan iva hinir skúlanum eisini so haldi at tað eru tað er onkursvegna miðborgir í í í samfelagnum hjá okum sum sum koma kasta nógv gagn av sær upp á sigt einki ivast í tí skúling og og lærdómur bæði til handar og til andar eru eru ein partur av tí at menna itt samfelag fram til eina eina hægri sivilisatión um so ma at siga orsøkin til at eg tók orðið í sambandi vð hetta málið var tað tann tann síði spurningur av hesum kompleksum sum snýr seg um um fíggingina og nú er tað ikki soleiðis at at tað eru tað sjáldan hvussu at mann mann sær alt ræið a landsstýrisfólkum sita her er í tinginum tað kemur heldur heldur sjáldan fyri vildig siga tá eg sum ungur maður varð varð valdur á ting tá var tað rættiliga javnan at at landsstýrið sat á tingfundur stórtsæð allan tingfundun og tað er so ein ein siðvenja onkursvegna sum er broytt fullkomini ar tað kann gott veat landstýrisfólk hava so nógv at gera alla møguliga aðrastaðni men men tá ið tað er mál sum viðvíkja teirra málsøkin so haldi eg at tað er ikki meira rímiligt at at mann at mann at mann er so fræður at mann skeitir inn á tingsins gott og og og er til staðar kann svara spurningunum og orsøkin tí at til at eg sigi tað er tí at nú snýr hetta seg um eina verkætlan upp á einoghálvfjerðs milliónir krónur fyri fjúrtan hundrað og áttaoghálvfjerðs fermetrar einís paumleið hálvtrýss túsund krónur beint undir fyri at verða heilt presisur og hendan verkætlanin er bara ein av nógvum verkætlanum og vithava sæð í samband við spurninguri um fámjinstunnilin at har er eitt nokk so stórt lop eisini ella av gliði ella hvaan kalla tað í í íkostnaðinum otí hevði tað verið gott at vessu landstýrismaðurin í fíggjarmálinum var til staðar til dømis til viðgerðirnar av av eykajáttanarlógum tá iv vit viðgera teir stóru fíggjarligu spurningarnar tí egáve eitt sindur fatanin av at at at tingið ikki nverndvís veit akkurát hvussu hvar vit flóta fíggjarliga sum samfelag her nógvar verkætlanir í gongd vit hava vit hava fleiri verkætlanir sum ganga yvir nógv ár har sum vit flyta játtanir og so framvegis altso tann samlaði fíggingartørvurin hjá hjá landinum ella hjá tinginum as hvør er hann í mun til tað sum sum vit taka inn frá borgarunum tey krøvini sum vit áleggja borgaranum at betala upp á sigt eg haldi at tað er øgiliga fá inni her peint í dag sum kundu sagt at skyldirnar hjá føroyska samfelagnum á ílega økjunum eru so nógv næsta ár eg trúgvi faktiskt ikki at nakar inni her kann siga uppá standandi fót vit kunnu sjálvandi royna at at skjussa okkum fram til hvat tað talið her men eg trúgvi ikki nakar inni her og ivist eisini um fíggjarmálaráðrinum sum hevur høvuðsábyrgdina at kundi kundi komið upp her beint á røðrarpallin og sagt at skyldirnar hjá føroyska samfelagnum til íløgur ínæsta ár eru so snógvar og tað er eitt sindur órógvan tað órógvar meg eitt sindur at vit so lætt viðgera einkult mál sum eisini fara nokk so nógv av kes fíggjarliga uttan at vit viðgera ta samlaðu heildina tá samlaðu bindingarnar fyri samfelagið samstundis so eg hevði ynskt mær at vit høvdu eina skipan har sum mann altíð sá fyri sær hvussu binda við føroyska samfelagið tá vit gera hesa verkætlanina hvussu binda føroyska samfelagið tá ið gera hesa verkætlanina og at mann sær tað samlaða roknistykkið fyri sær tí tað er øgiliga lætt hjá okum hvør sær at siga at ja at tað er super at vit brúka tvey hundrað og sjey milliónir til fámjins ella ella einoghálvfjerðs miliónir til til kambsdal ella okkurt triðji etil okkurt fjórtu til okurt fimtan sum vit øll hava kær ella sum vit halda eru teir røttu raðfestingarnar men vit hava øgiliga sjáldan ta samlaðu avbjóðingina í mentu tá ið vit viðgera hesum málini og tað haldi eg ein veikuleiki serliga vist tað skuldu hent seg gud forbjóði at tað hendir at tíðirnar skrúva niður eftir í í stóran mun tað er øgiliga týdningarmikið at vit vita hvar vit flóta fíggjarliga tey eg bleiv valdir á ting brúktu tey fyrstu tvey árini uppá at fáa dagført roknskapur fyrri eini tíggju ár afturút og vit muga ikki koma í ta støðu aftur at vit ikki vita hvørjar bindingar vit áleggja
okara fólki takk fyri
takk fyri tííðra viðmerking frái ruthvang ger so væl takk fyri ja eg eri púra samd við pallarinatúgva og og vísu vit skrúva aftur til hálvfemsuna og og soráðrin eisini vísti eg á nú skuldu vit ikki mála myndina so svarta men tað sum eyðkendi kreppuna tá var at eingin hevði samlaða yvirblikki og og tað sum tað tað nógva virksemi í løtuni kann vera ð tað kann geva okkum álvarsligar trupulleikar tí vit síggja at tað eru nógvar príshækkingar fyri framman og tað kann raka íløgur sum eru í gongd og tilsamans kann tað
bíða nógv takk
lgesæja takk fyri forkvinnan og takk til ruttvang fyri viðmerkingina ja altso tað tað tað kann mann kann fáa eitt sindur kenslana av verjutaktikkinum hjá hjá strutsinum tá ið mann tá ið mann tá ið mann sær hvussu samlaða politiska skipanum førir seg tað sær út sum at tað er ein ávísr ta ndbara i synga høvdið í sandini so er man so saman ho ikk í allan trupulleikan men eg trúgvi bara ikki upp á at tað loysir nakað ella tað er serliga ábyrgdarfult móti ímóti eini framtíðarstøðu hjá okkum tað hveri øgiliga gott haldi eg vissu vit fingu ta siðvenjun inn at vit altíð høvdu tað samlaða roknistykkið fyri eygað tá ið vit viðgjørdu um vit hækkaðu karmin til eitt ella annað endamál við so snógvum milliónum krónum og tað eru tað er nokk so undarligt haldið at standa her beint á tingsinsrøðrarpalli og viðgerða einoghálvfjerðs milliónir uttan at vita hvussu hvussu stórur
partur t er av teimum samlaðu bindingunum takk fyri takk fyri so verður tað landsstýrismaðurin jensarana ið fær orðið
ger sovælnei bara nakrar fáar viðmerkingar heilt stutt og tað er jú neytupp tí at at okur eru aftur í løgtinginum við hesum uppskotinum nú fyri at tryggja okum at at okur hava tey veruligu tølini ha og og ein viðmerking til u rutt vang at okur nýtast ikki at fara aftur í hálvfemsuni fyri at finna at finna finna gølur sum sum skuldasta politski myndugleikin ikki fylgdi nóg væl við okur pjóvast bara at fara aftur til glasir og hálbygninginum tað er tað err ræðu søgur sum sum okur burdu havt lert nógv av men spurningin hjá pállareynatrúgvu um hetta her um okur um okur kenna tær skyldirnar sum sumí í íløgum í hesum førunum sum okur okur hava samanlagt og kunnu samaneta við og sovíðari kann nakar siga hvussu nógvar hvussu nógv mann skal brúka í ár kann nakað siga hvussu nógv mann skal brúka næsta ár nei tað kann eingin tað kann eingin tí at tí tað er í royndom veru sjálvandi burtur sær frá at at tíðirnar kunna broytast soleiðis sum tar r so vanlukkuliga eru broyttar beint nú tað tað fær einkin gjørt nakað við brádligani so fær oljuprísurin sum fær bprísurin og so fer alt beint uppeftir tað kunnu okur ikki verja okkum ímóti so har er ein ein faktor sum er øgiliga ivasamur men so er tað eisini tað at tað kemur til ein og hvørja tíð ati verða avgerandi hvør politisk ideologi situr við valdinum tað er so øgiliga einfalt að tað verður avgerandi og fyri at fari aftur til biljustinussen ikki um um brandvegir sovorðut meni so hevur hann ofta men eg haldi at at pállareynatrúgva er øgiliga tætt við tann sama retorikkin tosað um hetta her at okur skulu ikki vera bangin fyri at útbyggja samfelagi tí útbyggingin blívar verandi ílegurnar blíva verandi og tað er trygdin fyri at okur kunna búgva í føroyum tað at okur hava hava torað og kanska tikið tøk sum hava verið forfordjørv tað ger at okur í dag at ja at kur fyri nøgrum árum síðani brutið eitt løgið sykologiskt mark sum var komið hevði verið í nógv ár at í føroyum kunnu ikki meira enn hvat var tað áttaogfjruti s sjey áttaogfjøruti níggjuogfjruti túsund fólk búgva og nú eru okur farin langt upp í hálvtrýssini og tað veksur bara tað blívu fleiri í fleiri so mær tavar gott ta politisku ideoloogiuna sum torir at at vága men púra samdur annars viður polla reynatúgvu at at mann skal mann skal vita hvar mann flýtur tað tað er nakað sum eg haldi ein og hvør húsmamma ella ein hvør húspápi eisini hevur fyri eygað hvønn einasta dag takk fyri

ja takk fyri forkvinanú sigur jenis arana ati at tað er ymiskt altð eftir hvørja ideologi mann mann onkursvegna umboðar eg má siga tað at tað e tað hevur verið ótrúliga trupult at fá eygu hjá hesari samgonguni hvønn hvan veg mann vendir hugsjónarliga tað mil siga tað tað er sum vindurin blæsur altso tað kann skifta øgiliga tað kann skifta øgiliga skjótt altso nærmast frá fyrrapart til seinnapartin tað tað tímmieg ikki at brúka snegaorku uppá men hin parturin sum eitur at vita hvar mann flýti fíggjarligin eg vil siga fyri mítt viðkomandi vissi eg var fíggjarmálaráðrið so skuldi eg til ein og hvørja tíð vita hvønn dag hvør fíggjarliga avbjóðingin var hjá mær tað tað ábyrgd sum eg stóð undir eg hevði ikki kunnað livað við ikki at vitað hvhvør støðan er fíggjarliga sum sum vit síggja í dag vit hava ótrúliga lítið innlit samlað innlit í hvørjar bindingar eru
og hvat vit áleggja føroyska borgarum
ytakk jens arana ger sovælhar er púra samdur tað tað skal mann sjálvandi vita frá frá degi til dag men men at binda tað niður soleiðis at mann ikki skal tora at gera nakað øðrvísi tí at tað nú er er fastlast í í í í onkrai ideologi jú tað er ivdelogi men tað er ikki allir flokkar sum skifta ideologi frá degi til dag tað skal eisini heilsa íui
ja takk fyri so vóru ikki fleiri sum hava biðið um orðið í hesum málinum og hetta løgtingsmálið nummar trýogfýrs sum er uppskot til løgtinslóg um um triðja byggistig og umbyggingin og útbyggingina á miðnámsskánan í kalsdali tað verður beint í mentanarnevndina vit fara so víðari til næsta mál á skránni sum er tingmál nummar fýraogfýrs uppskot til løgtingslóg um broyting í løgtingslóg um fólkaskúlan og tað snýr seg um áseting á ktskipan ktútgerð netsamband og dátutrygd og eg skal biðja um framsøgufólk tey verða fyri fólkaflokkin heðinzachariassen fyri javnaðarflokkin johannes joensen fyri sambandsflokkin edva jacobsen fyri tjóðveldið beinta løgu jacobsen fyri miðflokkin steffan klein poulsen og fyri framsókn ruttvang og fyrstur at fáa orðið er hein zachariasen ger so væl
takk fyri frú forkvinna og sum tað eisini bleiv sagt til viðgerðar eru løgtingsmál um broyting í løgtingslóg um fólkaskúlan og tað er áseting um ktskipanir ktútgerð netsamband og dátutrygd í fólkaskúla og sum tað eisini hevur ella sum vit síggja í her so er í paragraf eitt stykki fýra kommunustýrið hevur ábyrgdina av rakstrinum av skúlanum ella skúlunm umdir kommununi og setir árliga fíggjarkarmin fyri einstaka einstaka skúla raksturin fatar eisini um ktskipanir ktútgerð nestsamband og

tað sum hetta her uppskotið ger í grundini er ati tann parturin sum eitur kt og og tann útgerðin sum hartil hoyrir er er í dag ein partur av skúlanum ella av undirvísingaramboðunum í skúlunum og tað sjálvandi er hevur verið te tey síðstu árini fyri visu vit fara longu aftur í tíðina so var tað ikki ein partur av av amboðnum í skúlanum tá var tað bøkur og annað og vit síggja at

parturin er er ein ein ein partur sum dhevur verið eitt sindur av diskussión um hvussu áhvussu stór ávirkan hann skal hava og og hvat ið hann skal innibera og hvussu nógv hann skal verða brúktur og sovíðari og vit síggja eisini at at tað er í dag tá ið royndir og anir at verða gjørdar so gongur tað yvir eina kvið ktskipanina og tað sum diskussiónin hevur verið er nemliga tann parturin at mentamálaráðið hevur álagt skúlunum ella kommununum í hesum førunum skúlunum atroyndirnar sum hava verið gjørdar skula ganga yvir netið og vit vita eisini at tað hevur verið ein trupulleiki í ávísum skúlum og ávísum kommunum og eg kann bara siga fyri okkara viðkomandi í sunnda kommunu sum tá var at at mann mátti inn at gera

kraftiari net inn í skúlarnar og sovíðari og alt gott um tað men tað haldi eg var alt ov illa skipað við kommunurnar altso tann parturin at tú hevur sum sum uppskotið eisini sigur altso kommunan ger uppskot til skúlan skúla bygnað og og skúlar og sjálvandi so er tað mentamálaráðið sum sum góðkennir tann tann partin og mann hevur sæð for nógv av tí at mentamálaráðiið komið við einari skipan og tað skula kommunurnar og skúlan bara góðkenna ella góðtaka og og eg haldi ikki at nakar hevur nakað sum so ímóti tí men øll broyting allar skipanir verða gjørdar mást tú væl fáa tíð til at gera og at tey fólkini sum skula brúka tað eisini fáa eina undirvísing í soleiðisnar at tað verður brúkt rætt síðan er tað við við ktvørum tað hevur so eisini verið eitt stríðstmál ímillum mentamálaráðið og kommunurnar og vit síggja eisini hoyringsskrivið frá s frá kommunufelagnum og mær vitandi so eru forhandlingar frammi ímillum kommunufelagið og og og mentamálaráðið um hesi viðurskiftini men sjálvandi mentamálaráðið og kommunufelagið umboðandi kommunurnar koma sjálvandi inn í nevndina og har fara vit so at at spyrja tey um hesi viðurskiftini og hvat íð støðan í dag er mann vísir eisini á at mann arbeiðir við einari skipan og síðani er tað ein frívilig skipan sum kommunurnar so kunna taka av og kunna siga ja ella nei til at vera partur av eg haldi at sum uppskotið leggur upp til í hesin her so haldi eg tað at tað er ein fín skipan at tú hevur eina skipan hvar allir skúlar hava tað sama altso tað vil seð ta ígjøgnumgangandi soleiðinar at øll vita hatta har er skipanin óansæð hvar tú ert so er tað dini tann sama mannagongdin og tey somu tingini tú skal brúka og tað haldi eg er er gott og lat meg siga eisini at eg haldi ikki at kommunurnar hava verið neiligar fyri at útvega tann partin vit vita væl eisini at kommunurnar tað er ikki allar kommunurnar sum hava verið líka sum eru kanska alíka væl fyri og sovíðari og so hevur tað eisini nakað við viðtað at fáa tey røttu fólkini til at koma við tí røtta produktunum og og harvið eisini fáa tað rætta til til næmingarnar og til lærarar eg kann bara siga fyri okkara viðkomandi tá ið ið eg var ein partur av sunda kommunu tá varð vit raðfestu skúlan haldi høgt og at at tá ið vit til dømis tóku skúlan brúk tá valdu vit at at gera tað soleiðsinar at allir næmingar kundu hava sína egnu teldu og vera ein ein ein sosærð an kunna brúka tað sum eitt amboð og so sjálvandi lá tað upp til leiðslurnar í skúlanum og har við skúlastýrið eisini at finna útav hvat hvussu hvussu nógv í tað sum skuldi vera ogsovíðari men altso kommunan kom við við amboðunum og sum tað eisini verður víst á her beint at tað er skyldan hjá kommununum og tað haldi eg eisini at at at teir allarflestu kommunurnar eru eru eru við til men eg haldi at visti mann hyggur eftir ella visi mann tekur uppskotið so er tað faktiskt tað at mann fer frá at mann er kanska eitt sinu ivandi um hvar ið ábyrgdin liggur hvør skal betala og sovíðari hvar mann ú við lógini staðfestir at hetta her við við við við ktútgerð og trygd og og dátuverndar í sambandi við dátuverndarlógina og tann parturin at tað liggur mentamálari sigur tað nú er tað ein lóg sum vit áleggja kommununum og sum skulu kommunurnar liva upp til hetta her og kommunurnar skula so eisini gjalda fyri tann tin tann øeg haldi at teir flestu skúlarnir í dag koyri undir hesi skipanini teir flest skúlarnir í dag brúka pengar til kt soleiðisnar ateitt sindur yvirorðna trúgvi eg ikki at tað hevur so stóran ávirkan men tað verður eisini víst á at tann skipanin sum sum hann arbeiðir við sum er fívaner skal brúka tað er tað roknað mær við at at kommunurnar skulu gjalda eina hálv aðru millión fyri ta skipanina vissi ta er tilfaldi so má mann siga at tað er ikki taðn stóra upphæddin visti mann deilir tað út á skúlarnar runt um í føroyum so at vissu prísurin heldur út frá tí so er tað ein sera bílig skipan tað tað má g mann siga men sum sagt at so samanumtikið haldi eg at at at uppskotið er er gott og tað er faktiskt eitt eitt eitt neyðugt eitt neyðugt amboð við við við við tí sum verður víst að í uppskotinum og tað verður praktiserað í dag í so at siga eg trúgvi í øllum skúlum og at kommunurnar sum var av skúlunum at tær haldi at allar raðfesta skúlan skúlin er væl tað grundleggjandi amboðið hjá ungdóminum fyri at skaffa skaffa sær eina útbúgving og harvit kunna fáa ta neyðugu ta neyðugu mitanina til at fara út í lívið og sovíðari og tí trúgvi eg at tað er ikki nakað nakar ivi um tann partin tað varðr eisini víst o í upskotinum hvar mann vísir á at tað ein ý skipani ímillum landið og kommunurnar í sambandi við skúlan og eg haldi mnn kann siga tað t tað er tað ella ímillum fleiri partar eg haldi eri millum landið og kommunur og stórt sæð er tað kommunurnar sum taka sær av eg vil siga av øllum burtura frá tað sum eitur læraralønir útbygging av skúlum tilfar inni í skúlunum innbúgv og sum har til hoyrir fluningin flutningur og annað í sambandi við skúlar og annað tað er í dag alt hjá kommununum og tí er tað stórt sað bara hvussu er tá mann tosar um pengar er tað faktiskt bara læraralønirnar og so sjálvandi hevur tú eina rammulóg yvir erna lóg sum púra greitt vísir hvat í teir ymisku kommunurnar skulu liva upp til og tað er eitt mínum tykki ikki meir heilt natúrligt at so er soleiðisnar at vit hava eina skipan sum er galdandi fyri allar skúlar men hetta uppskotið kemur so í í mentanarnevndina og har fara vit at geva uppskotinum einaóð
góðar viðgerð takk fyri fyri tann næsti røða verður johannes joensen
at lóggeva soleiðis at kommunurnar rinda tær eina komma fimm miliónirnar sum teir siga tað kostar eyka fyri at innføra tað sum eitur dátuvernd ella trygd í fólkaskúlanum í mann vil hava at gera tað soleiðis at mann vil hava kommunurnar til at ella mann vil tryggja sær at kommunurnar allar eru við í skipanini tí tað er eitt tilboð soleiðis at allir næmingar í føroyum hava somu treytir tankin er góður men tað er kanska ein óskikkur ati lóggevið yvir kommunurnar tá kommunurnar hava valdið á økinum tað sum tað sum er við hesum her tað er tað ati kommunurnar hava við skúlanar at gera skúlabygging skúlabygdina hava vit alt tað sum eitur kt og hardvør í skúlanum og ráða og gjalda fyri alt tað eisini trygdina sum er og eisini ta dátutrygdina sum mann nú krevur skal vera á skúlanum tann kttrygdin sum e innførdi so tað er myndugleikarnir sum líkasum bestemma at allir skúlar skulu inn í hesa skipanina men tað er kommunan sum rindar og í tað vanliga í dag er at kommunan rindar fyri alt hetta her so tað er einki óvanligg tíð sum undanfarni røðara segði so meini eg at mann er í samráðingum við komkommunufelagi og avvarandi partar eru eru í dialog um hvussu man skal skipa viðurskiftini og at mann væntar at mann kemur til eina loysn har sum báðir partar eru nøgdir vandin sum eg tu at síggja í hesum her uppskotum ella tað sum er vandin tað su hann heldur er vandin tað er at summar kommunu siða nei vil ikki vera við og vil ikki rinda fyri tað tað ger so tað at teir skúlaleiðararnir sum reka teir skúlarnar komu ta støðu at teir ikki fáa fígging til tað eyka arbeiði ella tað virksemið sum skal einafyri kttrygd á skúlunum og tað er sjálvandi eini ein bái tað kann vera kðilg keðilig arvbjóðing men eg trúgvi einki upp á at kommunurnar ikki eru villigar til at vera við í hesum her tí tær hava sagt ja til at vera við í talgilda øllum hesum talgildu loysnim sum eru havdaralofti og kommunurnar eru allar samlar við í í teimum talgildum loysnunum so í hesum førinum kanska kann tað tykjast óneyðugt at lóggeva yvir høvdið á kommununu tað sum skúlafelaghevur víst á atal skúlaleiðararnir hava víst á tað er tað at

meira eyðmerking meira registrering á skúlanum og hvør skal gera tað er tað skúlaleiðarin sum skal gera tað ella er tað skrivstovufólkini sum eru við skúlaveitslunum og skipa virksemi tí tað verður eyðvitað eitt sindur av eyðmerking tá mann skal goyma upplýsingar trygt og tá mann skal fáa upplýsingar til vega um hesar ymisku næmingarnar og og starvsfólkini og alt sum er á økinum og tá ð man skal hava hesar skipanirnar so kann mann hugsa sær at mannagongdir mugu broytast og tú skalt finna aðrar mannagongdir sum krevur kanska eyka arbeiði og tí hevur skúlafelagið víst á at mann í hesum førinum í hesum sambandi skipar soleiðis fyri at leiðslutíðin verður broytt ella verður hvussu her víðkað í mun til eyka arbeiðið sum verður og tað er øgiliga ringt at siga hvussu nógv eyka arbeiðið verður tí at mann hevur ikki innført tað fyrr fyrr enn nú og tá tað verður verður sett í verk so fær mann væl at síggja hvat tað inni ber tí haldi g tað er øgiliga viktigt at mann hevur ein vegin til har sum kann gera tað møguligt at mann fær leysgivið eitt sindur av tímum til leiðslutíðina soleiðis at leiðslurnar gera hetta arbeiðið lítaleyst og ikki mugu at at tað ikki má ganga eft vir annað arbeiði sum leiðslurnar skulu gera tí eg veit tað at sum ei farin við sum skúlaleiðari e taðer øgiliga nógv ymiskt arbeiði um skúlhevur og tað at sita og eyðmerkja og tryggja sær allir upplýsingar skulu hava tryggar ræsir tað krevur eisini eina eyka hond og eitt eyka arbeiði tað er tí sum ið er í dag so hevur mann næstan ongar skipanir tað eru øgiliga nógv manuelt av tí og lítið verður goymt kann mann siga so nú skal mann ordiliga í gongd við at fáa nýggjar mannagongdir eg síggi hetta her uppskotið sum eitt sindur óneyðugt tá mann hugsar um at komkommunufelagið og avvarandi partar eru í dialog eg trúgvi at teir finna eina eina semju um hvussu ter vilja skipa viðurskiftini og eg forvænti at allir skúlar í føroyum allir fólkaskúlar í føroyum fáa somu skipan og somu treytir og at eingir trupulleikar at vera við at mann manglar pengar tá tað kemur til trygd innan fyri skúlavirksemið hetta skal fáa sjávandi eina eina jaliga viðgerð í nevndini har fær mann meira innlit í hvat eð hvat vendir upp o hvat vendir niður í hesum her men hetta sær út til at vera eitt mál sum
ueigur at kunna semjast um takk fyri takk fyri tann næsta røða verður edva jacobsen
ger so væl takk fyri frú forkvinna ja uppskot sum vit fáast við nú tað er áseting um ktskipanir ktútgerð og netsamband og dátutrygd og endamálið er at verandi reglur gerast greiðari so tað ikki blívur ein tulking um rakstrarútreiðslur og hvør eigur rakstrarútreiðslurnar um hvør einstøk skúli hevur møguleika fyri at røkja sínar skyldur innan kttrygd og verja persónsupplýsingum og tá ið mann hyggur eftir at siga samandráttur í hesuni her sjálvandi ásetingr verandi reglar mann ynskir tað skal verða greiðari og tað er ein tað er ein kenslukerningur at tað blívur bara meir o meir av kt úti á øllum økjum og og so er tað ein paragraff sjeyogfjøruti stykki fýra í fólkaskúlalógum sum há vísa eg til har hevur kommunufelagið verið nokk so greitt inn yvir og kunna hugsa og spurt eftir einari tulking av ella ein útgreining av hvat hetta her merkir í høvuðsheitum tað sum eg legði merki til tað er sjávandi tú lesur a hoyringsskrivini so sær mann eitt sindur av reyðum tráði í at tú ávirkar te tey sum eru meira jalig ikki hava serliga viðmerking tey koma ikki at bera nakran kosna av hesum her tey tey skulu bara vurdera um um hetta e betri fyri fyri heildina at at mann fær greiðar reglar og taðer púra givið at kommunurnir hava altíð og og skúlin og karmurin á skúlan hava kommunur virkligani ællatin at gjørt ein innsaks fyri at tey skulu hava so góðar karmar sum til ber og var eisini av keypa bøkurum keypa v øllum innihaldinum og harvið eisini kt og kt skipanir og og netsamband og hvat annað sum sum mann annars hevur brúk fyri men mann vil sjálvandi gera reglarnar greiðar t tað er tað sum tað er tað sum í stórum málið gongur út uppá men men mann kann ikkilata vera at síggja at sjálvandi tann tann størsti kritikkurin ella lemjandi kritikkur er frá kommunufelagnum í teirra hoyringsskrivi tað er nokk so langt hoyringsskriv sum kommunufelagið kemur við og teir vísa á at mann hevur verið í einum diologi eg veit kanska jensarana kann landsstýrismaðurin kann siga eitt sindur meir um tað men men tað følit sum at mann onkursvegna tá mann lesurhoyringsskrivi so er eitt sindur reyðutræður í at mann hevur yvirhulað kanska ta tilgongdina sum hann var í og eg veit ikki hvat tað kann innibera um tilgongdini verið for fortung ella ring at gjøgnumføra men men tað vísir seg sum mann møguligat fer inn á eitt øki nú og bara við lógarheimild koyrir ígjøgnum og tað er kommunufelagið og ella kommunurnar sum eru aftanfyri hoyringina ikki verið so serliga væl nøygdir við men men hava líkasum ynskt at tann diologurin møguligt kundi hildið fram om mann kundi funnið í semju tí tað vísir seg at tað eru uppskot sum koma tað er tí at kommunufelagið la kommunurnar vara av karmum um skúlan men men so verður tað ofta fleiri broytingar sum blíva gjørdar landsdekkandi sum sum útloysa eina stóra eykarokning í fleiri málum vit koma til okkurt mál aftur seinni men tað er ikki tann tí at mann mann skal vera so neiligur rundan um eitt uppskot tð slettiki tað tað draga seg um men okkurt hevur mann so tá mann fæ tað far ein a lemraangtil hoyring so fer mann inn at hyggja hvat hvat er tað sum ger tað og tað er tað er kostnaðurin og hvat hvat kemur tað kostar hvat treytir tí atí tann kttrygdarskipan sum er komin inn hon krevur øgiliga nógva eyka orku tað er gott at alt blívur tryggari og betri men men mann skal eisini liva upp til til úti í økinum og tey sum seta karmar fyri skúlan hvønn einasta at kunna seta so mikið av pengum av at tú fært fært dekka hetta her inn eisini tað at tá alt sum kemur vissuto snakkar um skrivstovufólk so er tað fólk sum hoyrir heima er tað ikkiakurthetta málið men tað hoyrir heima undir kommunuriðshi at at gjalda fyri tað og tá teir koma síðani nógv krøvin yvir og tey skulu lúkast men men tað kemur ikki nøkur játtan við sum møguli kundu dekka eitt hálv starv til dømis at taka sær av hesum her tí tað er so nevnt at lóggeva onkursvegna niður í í lummarni hjáso eis er tað í øllum ikki bara í hesum tað er ikki nakrar kritikkur hendan landsstýrismannin men at gera lógir sum sum onnur skulu betala ella sum landið ikki skal betala að nemliga man nemliga snakka um hetta her við við at umsitingin innan fyri hetsær øki innan fyrieitt skúlaøki tað er blivið ómetaliga krevjandi og serliga nú tá mann skal inn og og lesa allar upplýsingar inn á nýggjum og tað skal goymast up ein stemtan máta og øll øll tey tingini gera tað at at sikkurt ikki bara í skúlanum hjá okkum menn sikkurt fleiri staðni at tú mást økja um umsitingina og og tann samlaði umsitingin inanfyri skúlan blívur nokk so tung at fíggja tí at mann setir visti mann segði sum so at hetta her kemur at hava tað við sær at at landið onkursvegni fer inn í kompenseraðr og møgulvíst møguligat segði soleiðis at nú er umsitingin blivin so krøvmikil og ktskipanirnar eru blivurnar so kravmiklar at mann vil gjarna siga tað at mann vil kanska lærararnir eru er so eitt og tað sum hoyrir alt rundanum men møguleyist at eitt fólk innan fyri innan fyrigav møguleika fyri at eg mann fíggjaði ein ein part av tí tí at skula at skula arbeiða við eskipan tí tí at tað er eitt starvsfólk sum skal til og onkustaðni kanska eitt hálvt valda sk stór skúlin her men tað blíva so øgiliga nógv ting sum sum skulu dekkast innanfyri og tað er púra sigra skúlan eru totalt við upp á og kommunurnar við upp á at hava so góðar karmar fyri sín fólkaskúla líka so væl sum sum hetta leggur upp til eisini innan fyri kt tí tað vísir t tað er øgiliga stór broyting innan fyri kt nú nú er tað altso hesar gomlu skúlatallarnar sum vit vit skriva upp á fyrr tað tað er tað er ikki at síggja í teimum nýggju skúlunum dag nú erður altð alt heldstýrt og tað eru stórar tokchskrimtalvur sum hann verður brúktar og og nógv annað so tað er tað eru nýggjar tíðir eisini hesum økinum men vit fara at hava sjálvandi mentanarnevdin kemur at hava ymiskar hoyringar í hesum partinum so fær mann lýsta hetta her betri eisini har sum har sum mann kanska hevur havt nakrar spurningar og tay og tað verður nokk skrivað um hetta her kunnu vit ikki bara tað góða samskifti og tað ivist ikki í at landsstýrismaðurin eisini er áhugaður í men røkkur tað nokk til at fáa tað framt tað dugi ikki at gjøgnumloysa her men men tey lýsa nokk so nógv at ati tey vísa at lógin om skúlanet og tey vísa eisini at mann hevur veruri enn í góðum dioloki og føla sum at tann deologurin kanska verða yvirruðlaður á hesum málinum men eg giti at ati tað fáa vit betri lýst í nevndini og landstýrsmaðurin kanska kemur eisini inn á nøkur av tey tingunum har sum sum tey tosa um so altíð alt skal sambandsflokkurin geva hesum málinum eina góða viðgerð í nevndini men sjálvandi tar blíva nakrar spurningar og eg haldi tá ið hoyringssvarini eru ymisk og tey seta spurningar so er tað eisini nakað sum mann skal taka upp í nevndar
arbeiði tí hevur mann nevndararbeiði takk fyri frú forkvinnu takk fyri
vimerking frnscariasen gersuvæakk fyri nú komi røðarin inn á hetta her í samband við hoyringsskrivið hjá kommunufelagnum og tað er púra rætt at visti mann fer ettlít sindur aftur í tíðina ella nakað aftur í tíðina kenni manneitt idur til hetta ar økið og so er eingin ivi um at tað skal skulu vit eisini spyrja inn til nemliga tað at vissu ið tað er ein trupulleiki at mentamálaráðin metir at mann ikki hevur fingið nakað ígjøgnum í í forhandlingunum og at mann so bara kemur við lóg og smggjayvir kommunurnar tað skulu vit hava fram í í viðgerðini í millum nevndina og kommunufelagi tað skal eingin ivivir um tað og eg haldi eisini viktigt at tað sum vit gera í nevndini at tað eisini sæst aftur htað sum kommunurnar koma við tí tað er tær sum sum eru umboðandi skúlan og so tað so
skulu vit fáa tann partin við takk fyri
etva jacobsen ger suvæ frú frú forkvina tað var jú akkurát tað teir tankarnir sum heðinsaareasen eru inn yvir at lat okkum taka tað upp í nevnd hvat liggur hvat liggur í hesum kritikkinum hvønn veg kann hetta venda soleiðis at at báðir partar føla seg at koma út og eru nøgdir viðvíkjandi uppskotinum tí at tað er so øgiliga skjótt at tað tað følist lætt hjá okkum bara trýst á grøna knott og so koyra vit ígjøgnum men hvat inniber tað fyri tey sum skulu umsita hatta og og ikki minni tey sum skulu betala tað so men tað tað kemur lýsingin eisini í nevndini at
geva okkum eitt eitt kloa um a rokning við takk fyri frú forkvina takk fyri tann næsta røða verður beint á løvi jacobsen ger so væl
ja takk fyri frú forkvina til viðgerðar er uppskot um kttrygd dátutrygd á fólkaskúlaøkinum og hvør skal bera kostnaðin av hesum og tað er nokkso áhugavert at lurta eftir hesum orðaskiftunum tí at tað tykist um at samgongufólk eru so heilt samd um hvør skal bera kostnaðin ella hvussu hetta skal gerast men sambart uppskotinum so skal hjá landsstýrismanninum so skulu kommunurnanr rinda fyri tað ið tað kostar at umsita og hava kttrygdin í lagi og ja eg fari at gevast millum annað samgongu umbøðn og rætt í at sostatt leggur landsstýrismaðurin eina fíggjarliga útreiðslua kommunurnar og um eg havi lisið uppskotið rætt so verður tað tilsamans eina útreiðsla á hálva aðru millión og sum eg skilji tað so er tað hálv onnur millión tilsamans til allar kommunurnar tað haldi ikki gljóðar sum ein ørandi upphædd men so er spurningurin hinvegin um tað kanska ov lágt sett men kanska landsstýrismaðurin farin svarað upp á hví upphæddin akkura er hálva onnur millión og um tað er tilsamans fyri allar kommunurnar men lat onganivaverður um at hjá mær er eingin ivi kótatrygdin hon skal ferr í lagi eisini stanta ræður um fólkaskúlan og tí haldi eg eisini at tað er rættiliga umráðandi at fáa staðfest hvør hevur ábyrgdina tá ið tað kemur til kotatrygd og dátatrygd hjá fólkaskúlanum hoyringarsvarin hest her uppskoti tey eru í ymiska málið skúlaleiðarafelagið mælir til at øll ivamál viðvíkjandi ábyrgdarbýtunum verða avgreidd áðrenn upskotið kemur til viðgerðar so skúlaleiðarar ikki komu í trupulleikar av ósemjuni millum kommunufelagið og føroya lærarafelag tað er so ikki hent tí sjálvandi uppskotið tað eg komi her í tingi men tað er í øllum førum eitt sum eg kundi hugsað mær at fingið greiða í mentanarnevndini men sum sagt dátutrygd er sera umráðandi eisini á fólkaskúlanum og ikki minst er ábyrgdin altso hvør hevur evstaábyrgd ómetaliga umráðandi tí annars er tað øgiligani skjótt at mistøk henda ella at tey at ábyrgdin verður skúgvað til viks sum sagt eg fái í dag ikki sagt um eg fari at taka undir við hesum uppskotinum ella um eg far a mæla til at fella tað tí at er onkur ivamál men jú kanststøðini má eg siga at fyri meg er dátatrygd øgiliga umráðandi men eg havi onkrar spurningar og tað fara vit so at fáa nærri greiða í mentanand
takk fyri
ein viðmerking frá edva jacobsen ger so væltakk fyri frú forkvinna eg bakki landsstýrismaðurin í í síni heild væl upp um ta uppskotið hann kemur við men tá ið tað fara hoyringar út allastaðni til ymisk økir so koma eisini hoyringssvar inn sum mann kann seta spurnartekin við um hannso er samgongu ella andstøðu tí tey koma ikki inn tey koma inn um málið kemur niðan og so er tað líkasum hvat liggur í tí hví hví skrivað tey pá hendan mátan tí tað er púra sikkurt tað er tað er øgiliga ofta so at tú lóggevur og tað skul vera púra samdar um at tað er tað er alneyðugt við góðari trygd men góðan trygdin kenni eg eisini í tí økinum hon krevur virkligani sítt hon krevur nakað og tað skal bar at gjøgnumføras so spurti mann hvar altíð hvar tær rokningarnar skulu fara býtur mann sólin mánað rætt ta er tað er bara tað sum eg tí hava vit líkasum nevndarviðgerð hvar vit hava allir hoyringarnar inni soleiðis at fáa tað tað besta úrslitið sum sum vit kunnu tá ið
kemur út aftur takk fyri frú forkvinnu
ja takk fyri so forkvinna ja tað er júst slík mál sum vit fara at viðgera í nevndini og sum sagt kostnaðurin hálv aðr millión er tað eitt veruligt tal ella hvørur sætta ella verðurokningin teð hægri tí eg hugsi um hálv onnur millión um tað er galdan fyri allar kommunur som haldi eg ikki tað er ein ørandi upphædd men eg skilji eisini væl at tað er eisini at prinsipiella í tí at tú byrjar at koyra og leggja fleiri útreiðslur á kommunurnar men sum sagt tað fara vit so at
vit gera nærri í mentanarnevndini takk fyri
takk síðan er tað heðin sakariasen gjørt væl ja takk fyri tann fíggjarligi parturin av og sín her er faktiskt ógvuliga lítil við sum mann sigur at tann upphædd sum verður víst í uppskotinum er at tað er tann veruliga parturin og eg haldi at eg haldi seg púra greitt at í prinsipinum so síggi eg ikki nakað vanda sum so í og sín er tí at hetta verður plakserað út í kommununum í dag tað er alt innan fyri kt og og og tann parturin virkar út í skúlunum og eg haldi at eg fari at siga tað afturat at tað er ikki uppá grunda tí at mentamálaráðið hevur komað við tí tað er tí at kommunurnar sjálvar skúlarnir sjálvir hava ynskt at gjørt tað og vilja verið har sum tey eru í dag so at at skúlarnir eru so væl útbygdir í sambandi við tað tað er kommunurin sjálvum
og skúlunum og loysnum sjálvum fyri at takka takk fyri
beinta løgu gjørt so væl ja ikki eg mortriði men hin zachariasen veit sjálvandi nógv um hetta heri økið við kommununum ið hann verður borgarstjóri í nógv ár so tí er ikki onga løtu í at tað hevur sigur at kommunurnar hava lagt stóran dent á hetta her so at tí tað er sum sagt øgiliga umráðandi við datatrygd men vit hava øll nakrar spurningarhoyri ið sum vit kunnu fara at viða viðgera
bíða bæðri í mentanarnevndi takk fyri frá forkunnugt takk fyri tann næsti at røða verður steffan klein poulsa
ger so væltakk fyri frú forkvina hetta er ein øgiliga lítil broyting sum snýr seg um ktútgerð og sum áliggur í kommununum nakrar treytir í lóg viðvíkjandi kt øog og tað er eingin loyna at hetta við kt hevur vundið øgiliga nógv upp á seg minnist tað i at tá eg kom í fyrsta flokk á fossánesi so høvdu vit hesar stóru statjoner ella kassateldurnar sum vit kallaðu tær og tá gekk iki moror an eitt ár so komu farteldurnar inn í skúlan og og kanska tá vit vóru í triðja fjórða fimta flokki tá komu teir stóru telduskermarnir upp á veggin øog so sum næmingur hevur mann uppliva hvusu hvussu hetta bara hevur vundið upp á seg við at meir og meir ktútgerð kemur inn í skúlarnir ogog í allar hesari ktútgerðini so funnu vit sum smádreingir ein ein spennandi lankassa ogog og só møguleikarn fyri at kunna linka ígjøgnum tann kassan at spæla ímóti hvørjum øðrum og fer at fara ta lítla síðusporið altso so haldi eg at at tað kann blíva for nógvir skermar í skúlanum tað er il øgiliga gott at duga við teldu og eg havi sjálvur verið og at smentað at duga teldu alt hetta her men men eg haldi at mann á ansa eftir at øll undirvísing ikki blívur t brúkar teldur og annað sum eitt platuform tað er gott at duga teldur men eg haldi at tað kann ofta vera til forstýr men tað er ett síðuspor æ starvsfólkini hava so nógvar kotoskipanir og vit hava sett eina nýggja datuverndarlóg í gildi fyri ikki so langari tíð síðani og eg vænti eisini at at at tað kemur inn í inn í hetta eisini tí tað áleggur teimum at at viðgera persónsupplýsingar og annað á ein ávísan hátt so so kenni eg annars ikki væl til skipanir á skúlanum eg veitikki vat fyri ktskipanin fær hava annars men tað sum vita um er at at tað verður arbeitt við einari ktheildarætlan mann hevur eina eina skipan sum sum byrjar ella sum dekkar næmingin frá fyrsta flokki og heilt upp til hann hevur skrivað sína pod visseðhan fyer so langt og eg veit ikkihvussu langt tað málið er komið og og og eg haldi t tað er tað sum kommunurnar gera var við altso eru vit nú tvungi til til ta skipanina og tað er mann ikki sambært upplýsing her sum eg síggi e ella svarinum frá frá mentamálaráðnum men tað sum hettaher uppskotið so snýr seg um heilt stuttum tað er at mann leggur eitt lítið sindur afturat grein sjeyogfjøruti stykki fýra h til upprunaliga sigur hon at kommunustýrið hevur ábyrgdina av rakstrinum av skúlunum í kommununi og ásetir árliga fíggjakarmin fyri einstaka skúlan og so koma tvær reglur afturat sum siga at raksturin fatar eisini um ktskipanir ktútgerð netsamband og dátutrygd og og tað verður borið fram her at at kommunurnar gjalda fyri nótann størsta partin longu í dag og tí verður eykakostnaðurin øgiliga lítil tað varð mett at tað verður ein komma fimm millión fyri fyri allar kommunurnar í landinum so tað so tað er ein øgiliga lítil upphædd og og tað snýr seg um ella tað stendur undir fíggjarligur avleiðingar at at tey nýggju krøvini til dátutrygd og persónsdátutrygd føra til meir útreiðslur so eg veit ikki u um tað er orsakað av nýggju dátuverndarlógini sum sum ger tað øog og tað vita vit at tað tað krevur nakað meira umsiting og og og sikurt betri ktskipanir h so tað er tað er soleiðis tað er tað sum eg dugi at síggja hesun her at tað er faktiskt dátuverndarlógin sum sum slær út í ein í einum lítlum beløpi av eina komma fimm milliónum og og annars hava kommunurnar goldið fyri og og tryggja at mann hevur nóg góðar ktskipanir so so hví hví hví tað skal gerast lóg tað tað tað trúgvi at nevndin blívi klókar upp á undir viðgerðini
takk fyri takk fyri tann næsta røða verður ruth vang
ger so væltakk fyri ja í tekstvavi er hettar ein evirska lítil lógarbroyting og kanska er hon so lítil og so spíska atá hon hevur roynt so meint hjá onkrum í hvussu er hevur tað verið hava tað verið nokk so sterkar reaktiónir upp á hetta lógaruppskotið ta snýr seg um eina broyting í fólkaskúlalógina og hetta er ein avleiðing av ymisku fyriskipanar ella ja fyrisitingarløgunum vit hava í føroyum í hesum førunum landið mentamálaráðið og kommunurnir viðvíkjandi skúlanum og tað snýr seg um kttrygd og øh í hesum uppskotinum so verður raksturin sum kommunurnar frammanundan taka sær av so kemur raksturin framyvir eisini at fata um ktskipanir ktútgerð netsamband og dátutrygd og tað sum gevur høvi til hetta lógaruppskotið tað er kravið um kttrygd og verju av persónsupplýsingum sum er blivið meir og meira umfatandi og tað er soleiðis ati at at landsstýrismaðurin hevur prinsippinum ikki heimild at áleggja kommununum nakað uttanum lógina og tí má tað staðfestast í lóg tí at tað koma at vera krøv frá landsstýrinum um at skúlarnir liva upp til ávísi krøv tá tað kemur til kttrygd og verja persónsupplýsingum og tað kravið er longu komið í einum rundskrivi so eg havi skilt tað rætt tað er hevur verið soleiðis at tað eru kommunurnar sum gjalda ktútgerð til skúlarnir so tað er sum so einki nýtt í tí og eg haldi eg eg fari ikki at gera meira burturúr hesari her konfliktini tað sum vit í tórshavnar kommunu hava verið nokk so merkt sam upp á t tað er hetta her við at at mentamálaráðið ikki skal seta krøv til ávísar skipanir altso hetta her kravið um at vera partur av einari landstakkandi skipan nokk tí at mann í kommununi hevur skipanir sum mann er nøgdir við og gjarna vil varðveita so er tað kostnaðurin av hesum tað stendur tilsamans at vera hálva aðru millión tað er so fyri allar skúlarnar í landinum g onkur heldur at tað er forlágt tað skal eg ikki gera meg klókan uppá meni heilt víst er nokk at hetta kemur at vera ein vaksandi útreiðsla og ikki minkandi endamálið í uppskotinum er so at fáa meira greitt greidleika á hesum málinum so tað ikki er nakar ivi um hvat ið liggur hjá kommununum og hvat ið liggur hjá landinumog og sjálvandi skal hetta lýsast nærri í
eina nøvn takk fyri takk fyri so er tað jenus av rana sum fær orðið
okur kenna øll hetta herhugtakið at detta niðr ímillum ha okur hava okur hava tað ofta frammi í í tá ið tað kemur til tað sosiala men eisini tað heilsuliga ja øllum økjum so er okra uppgáva sum sum politikarar ein av uppgávunum ta er a at tryggja at eingin dóttur niður ímillum allar tær góðu skipanir sum sum okur annars hava í samfelagnum tað er tað tað átti at verið eitt av av teimum fremsti málunum hjá einuhvørjum politikara tryggja at eingin dóttur niður millum at at øll skulu kenna seg trygg og tað haldi okur hava dugað gott í føroyum og tað er einki ivast í at at mann kann duga tað betri hetta her málið her egeri púra samdur við tey sum hava sagt at hetta er eitt eitt ja eg vil sagt pinalsmál etta eru smá ting hetta er eitt mál sum gongur út upp á at eingin skal detta niður í millum altso at eingin í hesum førinum kanska skúla ella skúlaleiðarar skulu detta niðiri ímillum tí eg kann lesa grein eitt í uppskotinum viðmerkingar til grein eitt at endamálið við uppskotinum er at verandi reglur um rakstrarútreiðslur gerast greiðari við atliti at kunningartøkni so at tað ikki verður ein tulgingarspurningur so at tað ikki verður ein tulgingarspurningur ha um ktskipanir ktútgerð netsamband og dátutrygd eru partar av rakstrarútreiðslunum í fólkaskúlanum tað skal ikki koma tann dagur har ið onkur skúladættir niður ímillum tí at mann pástendir at mann er ikki fevndur av hesum her at kttrygdum at ktskipan at netsambandi at dátutrygdin ikki er partur av av rakstrarútreiðslunum sum skúlin skal bera so so tað er tað er ikki so so øgiliga innviklað t heila okur skulu tryggja at at trygdin er har siga tað soleiðis ikki tí og egr púra samdur við fleiri hava ført hetta fram at at hetta er eingin trupulleiki men tað eri jú ikki trupulleiki fyrr enn tað uppstendur og tað er tað okur skula bara við hesim her hesi lítlu minimalu broytingini tryggja okum at tað ikki skal henda at eitt ivamál kemur tá ið hetta er samtykt so er greitt at taðr nýggi tey nýggju krøvini sum ru komu við kt hvat skal eg siga øldini at við dátuverndarlógini við tí nýggi heildarætlanin fyri alt at at einki er gloymt har men at tann trygdin sum verður kravd øog tey tón sum og tað net sum skal fylgja við fyri at uppfylla ta trygdina at tað hoyrir við til rakstrin og tað eru fleiri hava nevnt hetta talið eina komma fimm millión sum hetta kanska kemur at kosta fyri fyri kommunurnar og nei fyri skúlarnar og ela kommunurnan eru alt og tað er nú ikki tað tað tað valsama tað er ikki til hvørja kommunu eg onkur spurdi um tær hetta er til allar kommunurnar samanlagt eg haldi hetta er eitt eitt gott uppskot og hetta t gott uppskot og eisini eini góðari tíð altso okur tað er ikki langt síðani at okur samtyktu hetta her ati innføra eina felags ktætlan fyri allar skúlar

og eg kenni einki til at at tað er ein ringur dealogur á økjunum tað má eg siga at tað tað hevur eisini verið frammi at at

ein trygdarskipan sum hetta her uppskotið eisini og og og landsstýrið skal eisini siga at at landsstýrið áleggur onga fíggjarliga byrði á á kommunurnar hetta er eini eini hetta er skipanir tað i og við at okur fáa betri skipanir at okur fáa eitt eitt eitt betri eina betri heildarætlan so so so kemur tað at at kosta nakað ja men tað er ikki nakað sum landið tvingar niður yvir kommunurnar tað er nakað heilt natúrligt sum landið noyðist at gjalda fyri so hvørt sum sumtað kt verður verður meir meiri meiri spesifisera meir meir nágreinað og røkkra út allastaðni men tað noyðast kommunurnar eisini og og eisini fyri skúlarnar so tað hetta er einki nýtt í tí so samanumtikið eg eri glaður fyri hetta uppskoti eg haldi at diologurin er góður og eg skal leggja eitt eitt afturat áðrenn eg endi og

minna á at at faktiskt innan fyri fyri fólkaskúlan haldi eg at at at tað er okur eru í einum góðum stima í løtuni har sita eini ein nevnd og av serkønum og hyggur ígjøgnum fólkaskúlalógina eisini

eg eri nøgdur og eri glaður fyri hetta uppskotið eisini og hetta uppskotið er sum sagt neyðugt hetta er neyðugt fyri trygdina í sambandi við at ktøkið blívur meir meiri ja hvat skul eg siga tað gevu okur meir meira møguleikar men blívu havið eisini meira meira vandamikið
takk fyri
viðmerkingar jóhannes joensen firskt gersovæl takkfyri har formaður ja eg frit hugsað um at landstýrsmaðuin nevnir at hetta er serliga viktigt eg fari hugsa um tað har er so ræðlia nógv markamóti ella so nógva øki har sum eg havi fyrr avi at hugsað ha t verið viktig keypa av teldum onnur ting eisini sum hannuppá hvat hvørmuna kommunan leggur í fólkatann lokala fólkaskúlanum so eg hugsi at øll hasi økini eru viktig so eg tað sum eg vi ivist eit sidur í hví man akkurát heftir seg við trygdina og ikki við øll hini økini sum sum mann hevur samstarva um hví mann ikki lóggevur um tað er tað tí at hetta økið er serliga nakað mann kann lóggeva um ella eigur at lóggev um og hitt er nakað sum mann samráðist um tað er tað sum eg ikki ordliga fái hanga saman at tað er serliga hetta økið mann skal lóg
joan takk
har nei altso mann samráðist um eisini hetta økið men undir samráðingum so kemur mann til at støðja har mann nágreinir siga og jamen her er nakað sum má broytast við einari lóg soggi eg upp á tað er tað onnur økjurt har ið í meira skal samráðast um javnan so nú veit eg akkurát hvat ið spyrjarum meinar við men altso hetta er eitt øki sum mann hevur tosað saman um og eg trúgvi at allir partar eru samdir um at hetta er ein ein veikleiki sum okur muga gera nakað við tað er hetta er og og hetta er faktiskt smáting hetta er líka at tippa eitt hol og setadd ikki hitrúmi í uppi í luftini sum okur tosaðu um í gjár hetta her er í fólkaskúlanum og trygdini hjá tí einstaka næminginum og og læraranum eisini

ja takk so er tað heðinsachariasen gersu væl ja takk fyri hara formaður nú skal uppskotið fáa eina góða viðgerð í í nevndini tað skal ekkison iva eg um tað men nú kom lanstýrismaðurin á hetta her tað skuldu ikki vera nakur spurningur um tulking um spurningar altso og nú fara vit eitt sindur longur aftur og tað kanska áðrenn ta tíðina at at jenus ella núverandi landsstýrismaður er landsstýrismaður men tulkingin hevur verið alla tíðina ella hevur verið oftani í hetta her hvat er uppgávan hjá kommununum og hvat er uppgávan hjá landinum ella mentamálaráuog mher kann mann siga tað at visti man skal ver eitt sindur foreraður so sigur mann nú fer mann inn og sigur tað skala ikki verða nakrar spurningur um hvat er galdandi og sovíðari og tí áleggur man tað við lóg og sigur hetta her skulu kommunurnar tjalda og nú fari eg aftur til tað sum segði í mínari framsøgurøðu vistu vit snakka um eina komma fimm millión so er tað ikki nakrir stórir pengar men men eg dugi væl at síggja at nøkur ting eru neyðug og sum sagt tat skal eisini fáa eina góða
víggja tað skal eg ikki vera krivig um tað
ja takk fyri tað taðtakk fyri hatta harsjónar meg eisini at hetta er ikki hetta er ikki tann stóra stóri kostnáðurin tíma fer so nógv burturúr og at at allir partar eru samdir um at hetta má vera púra greitt soleiðis at ta ikki blívur ein ein ein ein fløkja og og ein ein møgandi konflikt hvørja ferð onkur surg u tað er tað okur royna
at sleppa uttanum ja
so er ta edva jacobsen gersuvæltakkfyri hara formaður eg nevndi landsstýrismaður jenesarana at mann hevur samskifti alla tíðina og tað er eisini gott tað var bara tí at í mínari røðu so setti eg spurningurin bara til landstýrismannin um tað tí at enn tá ferð kommunufelaði is langt at biðja biðja um mann tekur upskotið aftur so tá mann so lesur sovornar hoyringar so so vil mann líkasum vita hvat vendir upp og hvat vendi niður í í einm slíkum máli og tað er ikki tí at mann er neiligur fyri uppskotinum men men mann má jú seta seg in í allar partar og so finna útav altso hvat tið tað er týdning við kt og kttrygd absolutt og tað er framtíðin og visi tað skal vera soleiðis at mann við ikki hava lógarverk á økinum skal skal til at togast um hvørt smáting so er frægari at lógin er greið men ttað verður ofta soleiðis at hvør skal gjalda og hvussu at mann finnur eina semju soleiðis at mann ikki allanin følir at mann yvirolar
hvøn annan í í tí partinum takk fyri harra formaður
ja takk fyri so er tað jenisarana eg haldi at hatta kundi verið síðstu orðini at okur fara at tryggja at at at lógin verður verður greið og at eingin kennir ati kemur at kenna tað soleiðis at mann blívur yvirrulaður av av nøkrum øðrum so ja so er er viðgerðin í í nevndini eftir og og har so allir møguleikar fyri at fáa fáa allar partar inn og vita um tað veruliga er semja ella tað er okkurt sum okkurt sum verður
fesku í krókunum sum okur skifta um takk fyri ja takk fyri so er orðaskiftið skiftið endað hetta málið verður beint í mentanarnevndin vit koma so til tað næsta málið á skránni í dag tað er fyrsta viðgerð av løgtsmáln nummar fimmogfýrs uppskot til løgtslóg um broyting í løgslógum eftirskúlar skul biðja um framsøgufólk fyri fólkaflokkin beinir johannesen fyri javnaðarflokkin jóhannes joensen fyri dedva jacobsen fyri tjóðveldi er tað beinta løgu og fyri miðflokkin steffan klein poulsen og fyri framsókn bjarni kárason petersen fyrstur at fáa orðið er beini johan
hanesen ger so væltakk fyri harra formaður hetta heru broytingar í løgslógini um eftirskúlar og er tað broytingar til krav til samla næmingatal freist at boða frá næmingatali og at okur sumann roknar rakstrarstuðulin og tá tá tað kemur til herbeint at freist at boða frá næmingatali so er tað so sær í dag atfreistin at boða frá er fyrsta septembur árinn framundan og tað er rættiliga tíðliga og tað er mann so biðið um man fingið broytt um mann hevur so valt at siga tað at tað er fyrsta apríl í seinasta lagi attey ið ynskja at sleppa eftirskúla skulu við undskrif foreldranasøkin í seinasta lagi fyrsta apríl sama ári og tað er sjálvandi ein góð broyting haldi eg tí at tað er øgiliga torført at vita hjá eftirskúlanum longu fyrsta septembur árið framundan hvussu nógv fara at koma og tað er helst ikki heilst vist at tey sumkanska ætlar sær t hava tikiðst endaliga støðu til so tíðliga at tey ætla sær eftirskúla og tí at visu man hyggur til dømis tá honn hugsar um miðnám og annað onnur tilboð so hava tey freist hálvan mars so eg haldi tað er gott at mann ger hesa broytingina sosær at mann heldur møguleikarnar opnir í longri tíðarskeið og so er tað eisini broytingurí hvussu stuðulin verður roknaður og har er tað soleiðis sær at í dag so roknar mann út frá hvussu hvør einstakur næmingur kostar í kommununi har eftirskúlin er og so sigur mann at mann veitir hálvfjerðs prosent av tí til skúlan í stuðli til raksturin meni tað er so sær at hjá teimum smærri kommununum so kostar ein næmingur í miðal meira enn størri og tískil so sigur mann her í hesar herí hesum uppskotnum her at mann tekur hvønn næming í skúlunum hjá fimm teimum størstu kommununum mann tekur miðalkostnaðin av teimum og so sigur ann hálvfjerðs prosent av tíð so í so máta so er tann broytingin ein fyrimunur hjá teimum smærru kommununum at tær ikki verða kanska vist tð er á einum eftirskor liggur í teirrari kommunu at tey ikki skulu gjalda í so nógv til hann tí at tað er jú kanska næmingar úr øllum landinum sum koma á henda skúlanhir og tað er oftan so sær at eftirskúlar og háskúlar og annar tæy liggja kanska ikki á teimum størri plássum áv teimum smærri og sjálvandi tað kann jú eisini henda tað at tað er í størrum kommunu sum tórshavar komunu runavíkar og klakskar kommunu at ein sovorðni liggur men tað kann eisini henda at tað liggur hjá eini smærri kommunu so eg haldi hetta eru góðar broytingar sum eisini ger tað at tað er kanska tá tað kemur til at tey krøvini sum mein eftirskúla skal lúkast so haldi eg at hettahr eru hvorfalt góðar broytingar sum gera tað attað er lættari kanska at umsita onn eftirskúla ogeisini tað gloymsir at koma inn á nú at hetta her við eitt næmingatalinum akkurát kravið við hvussu nógvir næmingar eru har mann sleppur tí eitt sindur tí tað kann vera torført at kanska tað kravið sum er í dag hevu mann hildur verið ov høgt og tað er kanska eisin serliga hjá teimum sum eru kanska í eina uppstart í eini byrjunar fási at tað er kanska torført at hoima út av ð at røkka tað kravið beinan vegin og tískil haldi eg tað eru øgiliga góðar broytingar í mun til eftirskúla lógina sum vit taka fult undi við og hetta fer so mentanarnevndini har við fara at kalla teir relevantir hoyringspartarnir inn og hoyra teir takk fyri

ja takk fyri jóhannes joensen eina viðmerking takihaha formaður ja nú legg mann upp til at næmingatalið skal vera sekstan næmingar í tíggjunda flokki í eftirskúla mán pjøðist ikki hava floksbýti frá átta tíggjunda flokk eg hugsi verandi skipan um tíggjunda flokk krevur fýraogtjúgu næmingar í einum flokki hevði mann eisini ella hevði er tað líkasum hvat heldur beinur johannesen tað at mann hevur eina øðrvísi skipan í vanliga skúlanm enn mann

eheh beinir beinir johannesen takk fyri jú altso okkara hetta er við tíggju hundrað flokki í fólkaskúlanum tað er hvørt frá nakað mann burtur tikið uppa hvat hvat vil mann við honum tú velur ymiskt frá kommununum ella frá skúla og skúla hvat endiliga tíggju flokkur er og so at tað er ein relevant spurningur akkurát hvat eitt stødd kemur krav til næmingar og annaða so hvat vil mann gjarna við skúlanum við tíggjunda flokki tí at ja hann virkar sum hann er onkuntíð so er hann bara har fyri at hava fyri at vera har so tað er tað absolutt nakað mann burdi tikið upp eitt sindur til sín
takk fyri harra formaðurja takk næsti røðara er jóhannes joensen
takk fær formaður ja her eru nakrar broytingar viðgjandi lógini um eftirskúlar har mann ætlar at gera tað lættari av stovnum enn eftirskúla og alt gott um tað tað eru eftirskúlar eru øgiliga góðir fyri summar næmingar og kann vera gangligt fyri sum eitt tilboð til aftaná tá mann livir níggjunda flokki vit hava nógvar eftirskúlar bæði í norðanlondum og nú hava vit fingið fleiri í føroyum av ymiskum slag og eg havi alt gott at bera teimum tað sum eg hugsi meira um tað eru tá ið mann og og her eru nakrar reglur eisini viðvíkjandi eftirskúlum har mann har mann ætlar at gera tað soleiðis at tað skal vera lættari at stovna eftirskúla við tað at tú krevur færri næmingar tú hevur kravt fimmogfjøruti næmingar eftir trimum árum har sum mann nú fer niður at siga tað at tað kann vera ein tíggjandi flokkur á sekstan næmingar tað ger tað sjálvandi nógv lættari og grundarlagið verður nógv minni ella tingri fyri at skipa eftir skolar men tað sum er og tað tað kann gott vera at tað er at tað er gott eg skal ikki siga tað og so er eitt annað eisini við at tú innskrar næmingarnar ikki per fyrsta septembur árið fyri men per fyrsta apríl sum gerst á tærastaðni og tað haldi eg skilagott tí at tú kanst sjálvliga vita hvat tú hevur at við at gera árið fyri men eg havi at menn tá tað kemur til at her tí at verandi skipan hevur jú eina skipan har tú hevur nýggjur tungnan skúlagongd ella mann sigur tú hevur eina eina skúlagongdur forðin frá fyrsta til níggjunda flokk aftaná er tilboð um ella annað eftir tilboðum er tíggjundir flokkur sum er eitt skúlatilboð lokalt á tann ymisku økjum í føroyum og tað kemur sjálvandi í kapping við eftirskúlurnar og so spurningurin skal mann hava somu treytir ella skal mann hava ymiskar treytir sambært hesari lóggávuni so so verða treytirnar ymiskar tí ein tíggjundurflokkur krevur at hevur fýraogtjóðir næmingar fyri ein flokk men nú krevur ein eftirskúli at hevur sekstan næmingar fyri ein flokk sjálvandi skipanir eru ymiskar við tað at ein eftirskúli hann fór endurin tóá hálvfjerðs prosent av útreiðslunum meðan ein skúli er skipaður soleiðis í kommununi at kommunan rindar men tað sum eg hugsi tað er hvat vil mann við tí skipanini hevur landsstýrarnar hugsað um kanska at javnstilla skipanir ella hvat vil mann við tíggjunda flokki vil mann niðurlaga hann soleiðis at mann ikki hevur tíggjum flokk meir men kanska brúkar kreftirnar frá fyrsta til nýggjunda flokk sná fyri tað sum eg síggi fyri mær tað er at tað sum eg haldi í vandin er at vit sum hann sær sparingar í tí og fer at spara á fólkaskúlanum men heldur brúkar pengarnar um krarastaðni og sjálvandi vit hava víst á fleiri ferðir eg havi ví á fleiri ferðir at vit mann skal hava ein góðan fólkaskúla sum mann noydrar at investera meir pengar í hannvit hava ikki og tað er ikki nakað sum landsstýrismenn skal lastast fyri tað er nakað sum politiska skipan skal lastast fyri seinastu tjúgu árini vil eg siga hevur mann ikki játta nøktandi pening til at menna fólkaskúlanum og tað sum so er úrslitið er at vit fáa ein fólkaskúla sum fakt
ktiskt mangla pengar á øllum økjum og har kjarnuuppgávan ikki haldi eg nøktandi í mun tilhvat krøvini er í dag vit hoyra so oftani um næmingar sum ikki trívast næmingar sum hava avbjóðingar og ikki fáa tan røttu hjálpina og nøktandi undirvísing bæði teir sum eru dugnaligir og teir sumi kunnu mennast nógv meir og teir sum sjálvandi hava avbjóðingar og starvsfólkini gera megnararbeiði men tað røkkur ikki meina vist oghar meini eg at politiska skipanin hevur spælt falitt gjøgnum langa tíð og tað er ikki nakað sum skal læsta landsstýrismannin tí hann roynir at gera s ítt nú tað sum eg kundi hugsað mær tað var tað at mann hugdi eisini eftir fólkaskúlagnum hvussu kunnu vit raðfesta hann tí eg havi lyndað til at hyggja eftir teimum uppskotum sum koma fram her at tey eru fyri at lætta um hjá eftirskúlunum og frískúlum alt gott um tað eg haldi eisini tað tey gera megnar arbeiði men eg hopi ikki tað hep upp í kostningar fólkaskúlan og tað sum eg síggi tað er tað mann hevur játtað pengar tilallei undirvísing til tað og tað er líkasum tað og tað er sjálvandi verið ein størri størra avbjóðing sum krevur nógv meira í framtíðini men tað eru nógv onnur ting og átøk fólkaskúlan sum krevja nógv størri ábøtur eg kundi ramsalt upp her men tað tími eg ikki beint nú ella fái ikki tíð til at gera beint nú men tað eru so ræðuliga nógv ting sum sum har manglar at gera altso tann endurskoðan av fólkaskúla lógini sum mann ger nú fer vónandi at vísa at vit eisini fara at leggja meir pengar í kyslin á tí økinum eg veit at tað vitur tosað um nógv onnur øki úr samfelagnum sum sum krevja ábótur og tað er soleiðis er tað altíð men eg meini at vistu tú hyggur eftir heildarjáttanini hjá fólkaskúlagnum seinastu tjúgu árni tretivu árini so ar tað bara prísdalsreguleringar og snakka um við tær íløgurnar sum eru gjørdar hava kommunurnar gjørt í í slaskúlabygdina og skúlar teir sígja apríiligir og stórrút nógva hesum skúlunum men innihaldið

kjarnuuppgávan hon er forsømd meini eg politiskt

men tað er altíð ein ein møguleiki at byrja og vónandi kann mann fara í gongd við tað nú at siga hvussu nógvar pengar hava vit brúk fyri fyri at fáa ein nøktandi fólkaskúla í mun til samfelagi vt liva

hetta uppskotið sigur lærarafelagið ati fólkaskúlar teir teir eru samdur í at mann skal tillaga tíðina tá mann søkir inn á eftirskúlar og tað eri e eisini samdur í og at markið fyri næmingartalið tað er so ein diskussión sum eg haldi landstýrismaðurin má koma upp her g forklára hvuss hann hevur hugsað at skipa tað í framtíðini tí væntandi verða ella mann kann vænta atað verða fleiri eftirskúlar sum fara at verða settir á stovn og spurningurin er so um kappingin um næmingarnar í føroyum verður om ver júst størri og størri eg veit ikki ordiliga um eg eri samdur í at mann skal kappast at tað blívur ein privat kapping um næmingarnar um ta tilfeingið vit hava í føroyum eg haldi vit skal heldur gera gera tilboðinið so góð sum gjørligt heldur enn at kappast um hvat ti skuldi fara og eg veit at eftirskulondu kunnu eisini fáa næmingar uttanfrá útlondum og tað her mann eisini roynt eg veit eftirskúlin í vági hevur fleiri útlendingar taðhermann eisini aðrastaðni tað veit eg og tað er alt gott um tað eg haldi tað er sera sera gott og eg haldi eisini atað er gott at mann hevur fleiri tilboð men eg havi barata menninir við hvat vil mann so í tígjunda flokki vil mann avtaka tíggjunda floksu til at bara hava nóg mex og brúka pengarnar inni í fólkaskúlanumstaðin fyri mann brúkar har altso frá fyrsta níggjunda flokk ella vil mann spara pengarnar burtur har og brúka tað kanska aðrastaðni millum annað til eftirskúlar ella hvat vil mann hetta hevði verið gott at fingið at vita

kundi hugsað mær at vit í nevndini fáa upplýsing um hesi tingini eisini og hvat ætlanirnar eru tí eg hugsi ati tey krøvini sum hava verið sett til eftirskúlar um at mann skal hava tríggjar flokkar frá áttan til tíggjunda flokk tey hava sjálvandi verið rættiliga høg kann mann siga ella hørð men tað evur væl eisini verið tí at mann hevur sæð fyri sær at vist tað verið lækkað so fær mann øgiliga nógvar skúlar eg veit ikki ja eg nú veit ikki orliga hví tann skipanin er sum hon sum hon er sett í har men men men í øllum førum eg haldi at at eftirskúlar kunna eitt fínt tilboð so tað skal eg ikki tað skal man ikki taka feil eg havi bara sær hatta menninið við tíðunda flokki og eg veit ikki um um tingfólk kenna til skipanina við tíggjunda flokki hon er tað er jú eitt stórt samstarv fer fram mill tíggjunda flokkarnar í føroyum fleiri skúlar hava hava tikið saman at samstarva hog náma ekskt í
hevur eitt fínt tilboð eg hevði ein fyrispurning til landsmannin her fyri um um teir ikki kunnu fáa tað somu skipanir sum eftirskúla við við skúlakorti har døgum koyra frítt til frá skúla men tað bleiv avvíst at kommunurnar slaka sær av tí men eg veit ikki eg kundi hugsað mær at fingi nógv svari upp á hasar spurningarnir í nevndini og kanska tá landsmaðurin kemærur upp her so fáa vit meira
vita takk fyri ja takk fyri so er tað næsti røðari sum fær orðið
fyri harra formaður sum sagt ver uppsot um løgtingslóg um eftirskúlar broytingum krav til samla mingatal freist at boða frá næmingatalið og rokna rakstrarstuðul endamáli í uppskotinum er at broyta krøvini sum eitt eftirskular skal lúka áðrenn hann kann verða góðkendur av myndleikum tað vísir seg at vera trupult at liva upp til næmingatalið sum reglarnir eru í verandi lóg tað vil siga at mann skal longu fyrsta septembur árið frammanundan altso eitt heilvt ár frammanundan siga ella upplýsa og fáa dokumenterað næmingatal visi hetta verður samtykt so er tað upp til myndugleikan at meta um hvørt næmingagrundarlag er nøktandi áðrenn myndugleikin endaliga góðtekur skúlan harumframt vyri krav um eitt ávíst næmingatal eftir trimum árum slept kravið í dag er umleið tað sum svarar til tríggjar flokkar fyri at fara í gongd endamál íð uppskotinum er at lætta um krøvini at stovna eftirskúla hjá teimum felagsskúlunum sum reka eftirskúlar tað evur víst seg at vera ein nokk so stórur áhugi fyri at fáa sett eftirskúlar á gongd og so er tað líka sum eitt lítil samantráttur kravið um at skúlin hevur eitt ávíst næmingatal longu eitt ár frammanundan skúlabyrjan verður slept tað vil siga at mann fer inn og sigur at mann ikki pjøvist at hava kravið fyrr enn fyrr enn fyrsta apríl sama ári kravið um ítt ávíst næmingatal eftir trimum árum verður somuleiðis slept tí tað er trupult fyri ikki at siga ógjørligt hjá eftirskúlunm at hava áttaogfjøruti næmingar eftir trimum árum um skúlin bara hevur tígjundað flokk sum fer úr skúlanum tá ið skúlarið endar so kann mann ikki røkka upp røkka til at hava so stórkt tal tá mann ber hevur tann einain kommunalu stuðul til næmingar verða roknað eftir einum miðalkosti sum sum er øðrvísi enn í dag tí nú tekur mann út frá tí tí skúlanum sum kommunan varar av men eftir hesum so tekur mann støði í fimm teimum størstu kommununum og talan er so um eini hálvfjerðs prosent av miðalkostnaðinum fyri hvønn næming avdrátturrenta og leigaer so ikki íroknað rakstrarútreiðslurnar viðvíkjandiviðmerkir kommunufelagið at hví tær spyr inn til at har hví mann brúkar teir fimm størstu kommunurnar og ikki ikki tað kostnaðarstøðið sum kommunan hevur í tí kommunala skúla fólkaskúlanum eisini sakna kommunurnar ein frágreiðing um hvussu stuðulin iðkjøkiliga skal útroknast og tað eru nakrar viðmerkingar sum kommunufelagið hevur havt til hetta her málið tað eru øgiliga nógv broytt og tað bleiv nógv øgiliga nógv størri áhugi í eftirskúlum má mann siga mann sær eftirskúlarnir sum eru millum annað suðuri mann sær ein annan eftirskúla sum eftirskúlar sum eru undir uppsigling aðrastaðni eisini og og tí er tað sjálvandi aftur sum í øðrum málum hvussu skal fordeilingin vera tvit vita tað tá ið tað er talan um eftirskúlar so er tað tað ikki so nógvir eftirskúlar so tað er nógv sum fara út un kommnukommunumørk at ganga í eftirskúla so tú tá blívur tí og karmarnir í egnum skúla broytast ikki fyrr um tíggju næmingar fara út úr skúlanum tí at tú skalt allíkavæl hava ella tveir ella tríggjar næmingar hvat tað er tú hevur tað sama læratalið tí teir somu rakstrarútreiðslur inni í skúlanum so tað blívur onkursvegna eykaútreiðslur tað má mann so bara síggja eyguni tá ið tað er pá handan mátan og tað er gleðiligt við eftirskúlum teir komu eisini sum jóanis joensen eisini var inni á teir koma nógv fólk uttanífrá til føroyar í eftirskúla og vita hvussu nógvir føroyski næmingar hava verið í øðrum londum og gingið eftirskúla tá hevur tað so verið eitt eitteitt gjald sum hevur verið rímiliga høgt sum tey hava betalt kanska fyri ta hálvári tey hava gingið tí tey hava verið uttan fyri landátdarnar og tað eru eisini nógv sum koma henda veg vit vóru vitjaður tann skúlan suðuri hava rættiliga nógv sum gingu á tí skúlanum sum kom eitt eitt nú bæði frá danmark og øðrum norðralondum sum sum vóru á tí skúlanum men tað er akkurátsum

at treytin fyri at henn eftirskúlin kann fara undir s virksemi er at skúlin skjalprógvar við undirskrift foreldraa í s einasta lagi fyrsta apríl sama ár sum skúlin byrjar at í minsta lagi sekstan næmingur ynskrivar at byrja komandi skúlar og ikki fyrsta septembur ár fyri men tað er ein fín hugleiðing sum jóans joensen eisini var inni á nú eru vit í ein bólki sum er sum skal hyggja eftir at einari nýggjari fólkaskúlalóg ella endurskoðan av fólkaskúli tað er ein heilsa siga ein kemtiuppgáva tí har eru so nógvir træðrir at taka fatt uppá og tá ið mann kemur inn á tar við tíggjundaskúla so havi eg onkuntíð t hugsað um hvat hvat nú hava vití okkara kommunu hata er stóra sangleikin sum tey kanska eisini hava aðrastaðni í tíggjunda tíggjunda hann byrjar so framførslu nú seinni í mánaðinum og tað er eitt gikaprosjekt og eg má siga at eg var og hugdi eisini í fjør eg plagi at fara at hyggja og alt tað kreativa altso hvørt tað einasta plagg sum vit gjørt hava tey sjálvur gjørt saman við foreldrum og øðrum og og tað sum er jaligt akkurát við tí breytini tað er tað at at øll føla tey koma í partur av tí og tey sum hava havt tað kanska eitt sindur tungt bókliga gjøgnum síni skúlaár tey hava uppgávur á jøvnum føti við onnur í hesar her musikkbreythesin her sangloykini onkur passar ljós og onkur passar ljóð og onkur er meira til til sjálvt spælið og onkur syrgir fyri at búnaðurnir eru klárir og tað hersor en inklustión akkurát í tí partin øll føla seg vird og og til tað sum tey megna og og gleðast og fleiri av teimum sum kanska sum eg kenni til havi spurt eitt sindur inn til akkurát hetaher øki tey hava valt tíggjunda tí tey fáa eina jaligu uppliving áðrenn tey siga áðrenn tey steðga í skúlaog og kanska tað árið hevur gjørt tað at tey hava valt onkra breyt onkur velur klaksvík onkur velur selbreytina á kambsdali møguligt steðat tað farað okkurt heilt annað men tað gevur tem eina jaliga uppliving og eg havi eisini sagt hett her í nevndur te einum øðrum máli sum vit høvdu hví hava vit ikki eina heilsurøktarbreyt og eina námsfrøðingarbreyt sum ein føstbreyt sum bjóða út hetta er bara tað sum tíggindi møguleiksi kann bjóða út í fólkaskúlanum sum er týdningarmikil og kanska stimbrar upp undir tey fakini sum ikki eru so ógvusliga bóklig men sum eru alneyðug í okkara samfelag og so er ta hettaher við sekstan næmingar og fýraogtrúgu næmingar eru ja treytin fyri tíggjunda akkurát tíggjunda hugsi eg akkurát sum tey hava eitt sindur fleksibla skúlagongd tey eru øgiliga uppbólkaði tí tað er so nógvar breytir so tey sita øgiliga sjáldan ordliga nógv inni í einari skúlastovu so tey eru nokk so nokk so spjødd í forháld til hvat tey hava valt so men atað er t eg trúgvi at tað er kemur eisini innflættar hvørt annað tá ið vitfa at tosa á fólkaskúlagon tí at tað er týdningarmikið at at vit eisini samstundis sum vit hava frískúla og eftirskúla at vit ikki lata tað ganga upp á kompromi upp á at vit fáa ein verri og verri fólkaskúlan og tað haldi at vit mugu virkuligani tann tan tóhaldaríið mugu vit hava nú við sær í bólkinum sum arbeiða við fólkaskúlnum á fólkaskúlan skal vera ein skúli sum sum er ein skúli fyri sum rúma teir ja tað sum teir næmingarnir møta í fólkaskúlnum skulu føla tað at hann er líka góður fyri øll men hetta her við inklusión og sovorði er eitt øgiliga stórt mál og nógv føla inklusión sum ekslussión sjálvt um tey eru partur av inar a skúlastovu tað ræður um at hava møta næmingina har sum mann er og tað er ein stór avbjóðing ofta og og nakað sum man virkliga skal arbeiða við og har tosa vit eisini um meir kreativ fak kanska meira fak soleis at øll føla tey altso hví ger man iki itt sindur av av fakum sum mann hevur samráð við vinnuna á staðnum at mann kanska mann ger nøkur nøkur heilt øðrvísin ting enn enn enn tað er í dag soleiðis at at eisini okkara fólkaskúla fólk føla tað at tey hava eina eitt sindur breiðari vifto og og tey passa inn tú má ikki blíva soleiðis at efirskúlafrískula gera tað at fólkaskúla begginn at tømast tí at frískúlar eftirskúlar er so mikið góðir at at tú velur tað til og vel fólkaskúlan frá so so tað er øgiliga týdningarmikið at at teir karmarnir hava eina mansigur ja at vit halda fast um teir karmarnir at teir eru góðir og at teir eru nútíðarhóskandi og at teir rúmast til teir næmingarnir sum ganga í skúlanum av ikki nógv meira at siga um hetta her tað skal fáa eina góða viðgerð í mentanarnevndini og har komu vit at venda øllum hesum her spurningunum sum sum eisini hoyringspartarnir hava verið eitt sindur ivasamur um ella spyrja inn til mein hoyrinspartur er fyri at seta líkasum at siga hvat viðkomandi følir um eitta uppskot og tað er tí mann hevur hoyringar og tað tí man hevur innkallingar og skal sum nakar rættast til so ger mann tað

so er tað jóhannes joensen fær ina viðmerking ja takk fyri harra formaður ja edvar jakobsen kemur inn á hetta her við hvat hvat vil mann við tíggjunda flokki altso nú snakkaði um soseðina at hava í fuglafirði og saman við klaksvík og teimum har inni eisini oyrarbakka og øðrum og tað tað vísir fleiri staðni nám ma ekskt í havn tey hava øgiliga góð tilboð til næmingarnar men eg haldi at tær treytirnar mugu vælvera teir somu treytirnar sum mann roynir at hava í mun til eisini eftirskuland tí etskula hava jú eisini góðar góð tilboð so men eg hugsi bara tað tað má ikki vera soleiðis pappekostningar hvørju øðrum tað vil siga at tú niðurlegðir annað og praðfestir eitt men at mann uppraðfestir øll økini og so var eitt annað við hesum miðalkostnaðinum tað var áðrenn soleiðis at hvør kommunan bestemmaði kostnaði í miðalkostnaðin nú er tað tær størstu kommunurnar sum koma bestemma fimm tær størstu tann miðalkostnaðurin verður nokk ikki størri allíkavæl tí hann er nokk nokk so javnur vistu mann hugsar um allar skúlar

edva jacobsen a harra formaður eg trúgvi eisini hatta var akkurát eitt tað síðsta sum jóns joensen kemur inná við hasium miðalkostnaðinum verðu eisini gott at fáa eitt sindur meira nágreinað í nevndini hvat inni ber tað tí at mann mann sær áh ja tað verið tann sum mann men tað erikki øll sum kenna tí setir kommunufelð eisini spurningur til hetta her tí mann kennir ikki akkurát kostnaðin hjá hvørjum øðrum hvat kemur hetta her innibera fyri tann einkulta skúlan og tað er eisini intersant við skúlum við eftirskúlum og frískúlum og og fólkaskúlum tað er blivið so ótrúliga nógv altso tað er tað er ikki tað tinga breytum sum ikki skulu inn tað ikki tað er so ræðla nógv sum skal rúmast í fólkaskúlanum o mann kann setastær ein spurtmánn um hvat kal hvat skal fólkaskúlan vera framyvir og tað er tað sum eg eisini vænti at vit kunnu fáa nokk sonógv at greiða á hasum bólkinum so skal tú hava breytir innan fyri ítrótt tú skal hva breytir innanfyri sog tað var nemliga tað í havnini skúlanin vórðu blivin for lítlir so nógvar breyðdreyman inn so tað er øiliga nógv at taka fatt uppá og vit skuldu nokk geva hesum málinum eina
góða viðgerð í nevndini takk fyri hasumna ja takk fyri so er tað beinta løgið sum fær orðið gjørt væl
til viðgerðar eru uppskot ti løgtslóg um broyting í løgslóg um eftirskúlar broytingar um krav til samlað næmingatal freist at boða frá næmingatali o roknað rakstrarstuðul og endamálið við uppskotinum stendur er at lættum krøvini at stovna eftirskúla hjá teimum felagsskapum í rekaeftirskúlar og í viðmerkingum til uppskotið stendur so at royndirnar vísa at tað er ógvuliga trupult fyri seg at siga ógjørligt at hava eitt so høgt næmingatal sum løgtingslógin ásetir longu fyrsta septembruari frammanundan tað hevur tí verið vanligt at nýta heimildina at geva undantak í hesum kravi verður uppskotið samtykt verður tað upp til myndugleikan at meta um hvørt næmingagrundarlagið er nøktandi áðrenn myndugleikin endiliga góðkennir skúlan og eg hugsaði nemjag an hetta her við at her myndugleikin skal meta um hvørt næmingagrundarlagið er nøktandi og somleiðis spyrja hvør er myndugleikin s er tað skúlastýri ella mentamálaráðið ella er tað landsstýrismaðurin ella landsstýrisfólkið sjálvt tí í grein seks so fer at standa treytin fyri enn ein eftirskúlakann fara undir virksemi sítt er at skúlin skjaldprógvar við undirskrift foreldrana í seinasta lagi fyrsta apríl sama ár sum skúla byrjar at í minsta lagi sekstan næmingar eru innskrivaðir at byrja komandi skúlaar men so er tað stykki tvey tí stykki tvey stendur lýkur skúlin ikki treytirnar ásettar í stykki eitt kann landsstýrismaðurin loyva honum at halda fram við ella uttan stuðul og tað sum eg onkursvegna havi hug at seta spurnartekin við sum eg vóni um landsstýrismaðurin kann svara mær tað er hetta her viðmerkingin um at tað var up til myndugleikan at meta um hvørti næmingargrundarlagið er nøktandi og so etta her at lýkur skúlin ikki treytirnar áset hær stykki eitt kann landsstýrismaðurin loyva um at halda fram við ella uttan stuðul hvussu skal hetta skiljast also skal tað framvegis skiljast sum at tað er eitt mark fyri næmingatalinum ella skal tað skiljast um at einki mark er fyri næmingatalinum nú tak egbaraeit dømi skal tað skiljast sum at ein skúli sum bara hevur fingið fimm næmingar ella bara hevur fimm næmingar at hann kann halda fram við fíggjarligum stuðli um landsstýrismaðurin loyvirtí ella uttanfíggjarligan stuðul um landsstýrismaðurin loyvirtí tí um so er so onkursvegna snýrir tað seg bara um at kenna tað landsstýrisfólkið sumeinaferð situr í sessinum so tí vóni eg at landstýrismaðurin fær svarað mær upp á altso við hesum her undantøkunum og metingum og sovorðið kunnu vit so koma út fyri at tað kanska bara eru fimm næmingar ella onkursvegna at tað ikki verði í nakað á mark ø og annars ka g siga harra formaður tað er ikki tí at eg haldi eftirskúlar eru gnakað keðiligt at eftirskúlar teir kunnu vera fínir og eitt gott tilboð til ung ið kanska eru móð at ganga í fólkaskúla ella sum bara hava tørv á onkrari broyting men júst nú so ar tað sum um at tað tykist meira at snúgva um eina kapping heldur enn at tryggja at tilboðini sum eru at tey eru nøktandi ella nóg høgum støði og tað haldi eg sjálvandi tað má ikki henda tí at rygdin homá ella góðskan ella hvussu mann kalla tað tað má eisini vera í lagi eisini á eftirskúlunum og so havi eg eitt afturat tað at eftirskúlar og frískúlar teir fáa meira stuðul frá landinum tað má ongantíð ganga út yvir fólkaskúlan og tí má peningurin undir ongum umstøðum takast av játtanini hjá fólkaskúlanum

e jóensea viðmerki takk frra formaður ja nú veit eg beintnei beitløvium um at her við við talunum á næmingum eg hugsi í her stendur í lógini at tað er sekstan næmingar sum verandi lóga eg skylda sum um at tað er tað sum er galdandi stadvect men men nú veit eg ikki um um tað er nakað sum sjóndi landstíðismaðurin kann reglera upp og niður soleiðis sum sum tað má hann sum greiða frá
er tað sum ætlanin er takk fyri
beintaløgastað og tí vóni eg at landsstýrismaðurin kann koma nærri inn á um um so er at markið er sekstan ella um tað er at landsstýrismaðurin kann sigaar tað er í lagi at tit ikki lúka akkurát hasa treytina har at tit hava færri næmingar til sleppa at halda fram við ella uttan fíggjarligan stuðul tað vóni eg er u eitt um landstýrismaðurin
fara svar pa takk fyri ja takk fyri so er tað steffan klein poulsen
nú havi eg sjálvur gingið á einum eftirskúla og er far eitt sindur hvat hvat tað inni ber persónliga og og tað var so í danmark og í danmark er tað øgiliga vanligt og útbroytt at fara eftirskúla har nógvir eftirskúlar velja ímillum o dadanskarar gera nógv brúk av tí og tað er eisini fleiri føroyingar sum eg gjøgnum árini er farin niður á eftirskúla og

grundarlagið er heilt annað í danmark eg gekk sjálvir á kolding og har var kilvel hevði tríggjar árgangir áttanda níggjunda og tíggjunda og eg gekk sjálvur á tí sum æt jurðuklass sum var so ein alternativur tíggjundu ellivuntuflokkur so har er øøgiliga nógv ymisk og góð tilboð og í føroyum hava vit so fyribils tveir eftirskúlar tað er brúgvin í skálavík og føroya eftirskúli á tvøroyri og eg haldi er øgiliga gott at mann fær hesi tilboðini í føroyum eisini at fara eftirskúla tí at eg haldi at ein eftirskúli kann kann gera tað at at mann mennist nógv persónliga má blívur meir búgvin tú flytur í prinsippinum út frá tínum foreldrum í í eitt skúlaár tað ræla nógv praktiskt tú skalt læra teg øtí ú nú er tað eingin góðan mamma sum sum skal orðnalt fyri teg og so er tað sjálvandi alt tað fakliga og og og annars tað sum skúlin inniheldur sum kann vera øgiliga gott so so eg haldi at eru eru kærkomin og og og góð fyri okkara ungdóm

vil mann linka krøvini til til til eftirskúlarnir og og tað snýr seg um at galdandi lóg so so verður nevnt at ein eftirskúli skal hava ella ta vara lagt upp til at tað eru tað eru tríggir flokkar ella trý floksstig átta hundrað og níggjuhundra og tíggjundu sum e er rættiliga vanligt aðrastaðni men men teir eftirskúlarnir sum vit hava í føroyum hava ein flokk og eg trúgvi tað er øgiliga ringt at skapa grundarlag fyri fyri trimum floksstigum sum nú er men møguliga tað kann vinta upp á seg við tíðini tað tað má tíðin vísa

sum fylgja av hinum frá áttaogfjøruti niður í í í sekstan næmingar og og tað ljóðar øgiliga rímiligt og so er tað hetta her við hesari dedleiðini nær mann skal søkja inn og nær mann skal hava umsóknr og annað up á pláss og og tað verður so broytt frá at vera árfyri til at tað er apríl sama ár og tað tað er einki annað enn rímiligt at mann ger tað tí at tat skulu bestemma seg fyri at fara eftirskúla árfyri tað er tað er øgiliga tíðliga og tað eru nógv sum taka avgerðina so seint sum í apríl so so tað so tað haldi er ein skilagóð broyting og og eg haldi sum heild t at mann linkar hesi krøvini er skilagott tí vit hava ikki eitt líka stórt samfelag og og líka nógvir næmingar innanlands í øllum førum sum sum danir hava og tí er tað øgiliga gott at mann ogmá ger hesar broytingarnar og og tað er eisini eitt annað sum verður broytt og tað er tann parturin sum kommunurnar gjalda fyri rakstur av av næmingi og og tað er soleiðis at at tann kommunan sum sum næmingurin hevur heim stað í skal gjalda hálvfjerðs prosent av av miðalkostnaðinum ppernæming úr altso har má tar rokna út frá kostnaðinum úr egnum kommunu tað vil siga at fer ein næmingur úr klaksvík jama so er tað klaksvíkar kommuna sum sum betalar ein part altso teir pengarnir fylgja við næmingunum til til entin ja ein av teimum eftirkúlanu sumvit hava og og tað at mann broytir tað til at

ja baða nú blanda t saman tað at mann broyta til at tað verður eitt miðaltal fyri tær fimm størstu kommunurnar at mann bara brúkar tær kommunurnar til útrokningargrundarlag haldið er øgiliga skilagott bæði umsitingarliga so verður tað yvir ein kamb at allar kommunur betala líka og sum beiniri eisini vísti a eg veitikkium tað var ein burdering ella um mann roynt faktuelt hevur tøl upp á tað tað tað má ganga út frá at at tær stóru kommununar hava ein ein stór drigt fyrimun og tí er tað gjaldið lægri per næming so tað merkir attær smærru kommunurnar koma kanska at merkja lætt av hesum her men samstundis verður tað kanska eitt sindur minni til eftirskúlan og hvussu hvussu hvussu nógv talan er um ta tað haldi g ikki kemur ordiliga fram í uppskotinum og tað kundu nevndin sjálvandi útgreina vist visti mann heldur at har tað er stórar upphæddur men eg eg loymi mær ivast í um tað er stórar upphæddir s vit tosa um og tað merkir so at tað eru tær fimm stóru kommunurnar tórshavnar kommuna klaksvíkar kommuna runavíkar eysturoyar og vága kommuna sum sum seta støði sum seta eitt eitt miðaltal tí vit hava roknað út frá hesum fimm kommununum øhog og tað er skilagott og vissu m visu man hyggur í lógina eftir hvussu eftirskúlar verða fíggjaðir annars so so betalir landið ella landskassin er rættiliga stóran part av rakstrinum sum kann vera upp í mesta lagi av hálvfjerðs prosent av rakstrinum eisin tá tð kemur til keypa av húsi ella ella sumann skal byggja eftirskúla innbúgva og annað og tá er so hámarkið hálvtrýss prosent síðani er tað henda broytingin sum vit viðgera í dag sum sum verður broytt nakað fyri kommunurnar kommunurnar gjalda ein part av rakstrarútreiðslunum fyri hvønn næming og til allarseinasta er tað næmingargjaldið og tað liggur sum ann hyggur eftir ella inn at lesa f o sum ger est yvirlit yvir eftirskúlanir eisini so liggur gjaldið frá trý túsund trý hundrað og hávtrýss krónur til fýra túsun krónur so ti soleiðis at eftirskúlarnir verða fíggjaðir og eg haldi at henda tillagingin her er er øgiliga skilagóð hon virkar eitt sindur ruddiligari enn at skula fara inn í hvørja einstaka kommunu eisini tær smærru kommunurnar og finna út frá tí finna eitt eitt eitt grundarlag til a tl at seta tað gjaldi við so eg haldi hetta her er sum heild góðar og og javligar broytingar fyri eftirskúlanir og samstundis ger mann eisini ruddligari og og vit í miðflokkinum taka sjálvandi undir við hesum uppu
takk fyri fólkina ja takk næstur at røða er bjarni kára sum petersen
takk fyri tað frøðufólkuna vit viðgera eitt uppskot frá uttanryggjum mentamálaráðnum sum er eitt sum eru nakrar broytingar í løgtingslógini um eftirskúlar stendur greitt frá í viðmerkingunum til uppskotið at tað er endamálið við uppskotinum er at gera tað eitt sindur linligari bæði tað at stovna ella ella at grundarlagið fyri at stovna eina eftirskúla verður eitt sindur linari og umsitingarliga verður tað lættari at at gjøgnarbeiða í mun til gjøldini sum skulu fylgja næmingunum fyri kommunurnar og so framvegis eg haldi tað er øgiliga gleðiligt at síggja at tað eru so nógv eftirskúla tilboð í føroyum tað er nógv meira enn hvat tað hevur verið eg veit í øllum førum at tá ið eg var liðugur í fólkaskonum ella ella tá ið eg hevði møguleika fyri at velja eftirskúla tá vóru tað altso ikki sera nógv tilboð í føroyum og tá tey sum fóru á eftirskúla tey fóru til danmarkar og tí er tað so ræðuligt at síggja at tað stingar seg forskerligt tilboð uppkring landið í føroyum nú og eg kann siga fekk mann møguleikarnar at velja velja umaftur so hevði eg nokk tikið av ein av teimum tilboðunum sum er galdandi nú í føroyum og tað givi eg at nógv á mínum aldri eisini høvdu so tað er ordiliga stuttligt at at tey sum eru í tí aldrinum nú hava tann møguleikan og tað er eisini stuttligt at í føroyum har tað er rættiliga avmarkað av fólki og kanska serliga av ungum er tað líka grundarlag fyri at hava rættiliga varierandi sløg av eftirskúlum so tað er okkurt fyri ein kvensmak við sum mann kann siga tað soleiðis sjálvandi tað eina endamálið við hesum er uppskotin til tað at mann ikki skal onkursvegna hava sær næmingarnar tryggjaðir so langt frammanundan og tað skilji eg ordiliga væl tí at tá mann er í hasum har aldrinum tá tekur mann kanska ikki støðu fyrr enn beint og bundur mann vil gjarna hava tí neyðu og umhugsnaðar tíðina tí at mann veit kanska ikki akkurát hvat mann ætlar sær næsta ár so eg haldi tað er ordiliga gott bæði fyri fyri ungdómin sum sum vil gjarna taka støðu fara eitt sindur longri umhugsnartíð og eftirskúlin hevur jú eisini bestu grundarlag fyri at skapa ella at fáa eitt er næmingartal sum skal til so tað haldi eg er ordiliga gott tað sum eg kanska haldi ella tað sum eg hugsi at spyrja landsstýrismannin um tað er hvat hvat hvat tað merkir tá mann sigur at at tað fer at vera upp til myndugleikan at meta um um næmingargrundarlagið nøktandi altso tað er eitt sindur fyri tað fyrsta hvørji kriteri gerast galdandi tívi víkjandi nær fær mann eitt ja og nær fær mann eitt nei kann tað koma fyri at tveir eftirskúlar við sama næmingatali fáa ymisk svar frá myndugleikanum og hvat liggur til grund fyri tí haldi eg kanska uttan at skula vera øgiliga sikkur upp á tað at mann átti at sett ein sindur neyvari standard fyri nær mann lúkar treytirnar tí at eg veit ikki um tað er heilt rættvíst at tað skal liggja hjá myndugleikanum at gera av tá ið tveir umsøkjarar eru upp á allar mátar annars javnir altso hví hví hví skal tað vera ein meting er kanska tað sum eg royni at spyrja so er tað hin parturin við at mann hevur eitt krav í dag um eitt ávíst næmingatal eftir trimum árum tað ger tað jú rættiliga trupult at halda ein kontinuitet í eftirskúlunum tí at tað er sjálvliga sama sama grundarlag í føroyum sum aðrastaðni tað er nokk ikki serliga nevnt at halda trý tríggir ár gangið koyrandi á einum sovorðnum eftirskúla og tí haldi eg eisini at tað er fínasta slag at at tað kravið sum jú verður mett at vera ov høgt í dag at tað verður at tað verður slept og tað haldi eg er super ómillum vart í ótilforn er tað eftir her triðjað við at mann hevur hesi her gjøldini ella tað sum mann hevur sum útrokningar grundarlag at tað verður broyttað syndur soleiðis at mann bara ger ein standard út frá miðaltalinum frá teimum fimm størstu kommununum og av tí at kommunurnar eru stórar javntá ger alt annað líka miðaltalið lækkar so tað er ikki nakað sum í gásareyðum revsar kommunurnar fyri fyri at hava hetta tilboðið og tað haldi eg eisini virkar fínt nú visti eg ikki av at tað var so umsitingarliga tungt at mann skuldi fara til hvørja einstaka kommunu at meta um og skuldi gjaldsstovan gera nakrar útrokningar tað virkaði eitt sindur eitt sindur baksut so tað haldi eg eisini er á eina heilt góðari leið

sekstan næmingar til eina eftirskúla tað er tað er tað jó til at vera grundarlag fyri at hava eina eftirskúla men tað ger eisini tað at tað koma eisini nógvar verkætlanir jú linartreytirnar eru koma fleiri fleiri eftirskúlatilboð sum kanska ikki eru berandi í longdini so tað má eisini ikki vera for linartreytir men har harvið ella á hinnari sínum kann mann eisini siga at við at stovna fleiri evskulátilboð um tey so ikki ganga so fínt og vistu tey ganga so hevur mann plássuliga tilboð afturat sum tað er grundarlaga fyri so tað haldi eg kanska ikki er so galið eg hugsi bara tað má helvt ikki vera for lætt at fara í gongd við eitt sovorðið prosjekt kanska tey sum ætla sær at stovn og nestskúla ikki natúrliga vita hvat tað krevur vita ikki hvat tað krevur av peningi á arbeiðsorku sum framvegis og kanska sum summi hava hesum tilboðn detta niður millum nokk so skjótt vissu tey gása eina fáa møguleikan for tíðliga ella ella treyðirnar eru forlinar til at mann fer í holt við tí so tað mugu eisini vera nøkur krøv men men men tá ið tað er sagt so haldi eg út í stóru heila at tey tær broytingarnar sum eru í hesum uppskotinum eru eru fyri mær at síggja góðarar og gera tað lættari bæði umsetingarliga og gera tað lættari at hava eftirskúlar so tað haldi eg super tað er eitt sindur tað sum eg byrjaði røðuna við við at mann gjarna vil hava at har er eitt fjølbroytt grundarlag ella har er eitt fjølbroytt nøkur fjølbroytt tilboð til okkara ungdóm

so eg havi ikki sera nógv at leggja afturat annað enn at vit fær tróndi at viðgera hetta her væl og virðiliga vit okkurt hetta merkir fyri teir einstøk eftir skúlarnar men sum útgangsstøðið er
ramsekn positivi fyri uppskotinum takk fyri ja takk næstur at røða er landsstýrismaðurin
okur hava ein skúluvági hann er teu ítróttarháskúlum og so eru tað tveir eftirskúlar reiðiligar eftirskúlar tann á brúnni og tann á tvøroyri teir hava ikki nógv ára baki vist nokk bara tvey ár báðir a hetta næsta árið og eg haldi at tað varð nokk so týdningarmikið tað sum bjarni kárason petersen segði athetta her at at at her hava okur so givið føroyskum næmingum sum kanska annars vildu enda í danmark ella í øðrum útlondum møguleikan fyri at koma á ein skúla í føroyum og tað er væl tað sum okur arbeiða so so nógv við hetta her at at geva føroyingum møguleika fyri at at knýta seg til heimlandið og ikki ikki enda aðrastaðir pluss tað ati eg veit frá báðum hesum skúlum bæði á tvøroyri og á brúnni skálavík at næmingar eru har sumvið foreldrunum búgva í øðrum londum summi búgva fast kanska annar parturin útlendingur og tey hava sent børn heim á eftirskúla og eisini tað at føroyingar sum sum búgva og virka í øðrum londum brúka hendan møguleikan so tað er tað er ein sólskinssøga vil eg siga so alt gott um tað eg haldi at málið er lýst gott tær broytingarnar sum eru gjørdar har nakrir spurningar ella ætlanir at gera har nakrir spurningar komnir sum eg kundi hugsað mer at svar uppá lat bara taka hatta fyrsta um um hetta verður at tta ella tag verður tosað um hetta kann vera upp á begkostning av fólkaskúlanum

eg veit ikki altso visum mann hugsar um hvat var áðrenn ha tá fór tey til danmarkar so tað er ikki nakað broytt á tí økinum og og hetta er so avgjørt ikki nøkur roynd at at at gera fortræð fyri fólkaskúlan sum okur øll eru so góð við og sum okur øll brúka nei hetta er eg vil heldur siga at hetta er at javnstilla geva somu møguleikar til tey sum hava valt at senda síni børn á ein eftirskúla at geva teimum somu møguleika okur fari um eina løtu at tosa um tað tilsvarandi við við frískúlum tað eri ikki fyri at leggjast á fólkaskúlan upp an nakran máta hví skuldi mann tað og eri ætlanin at avtaka tíggjunda flokk nei tað er tað tað er tað ikki ikki up á hendan mátan men tað tað prátið er jú frammi tíð um hvat gevr mann við tíggjunda flokk skal mann hava tíggjunda flokka í heila tikið skal mann hava møguleikan at hava smáar tíggjunda flokkar runt um landið og sovíðari tað prátið er uppi og eg fari at heita á eg haldi tað var jóannes joensen sum sum hevði tað frammi eg fari at heita á hann um eg veit at at hann er er við í fylgibólkinum sum arbeiði við saman við bólkinum sum ger broytingar í fólkaskúlalógini at taka tað við har eg ivist onga løtu í tað kemur við har tað tað iviskti onga løtu í sami røðari segði eisini at hann kundi roksa so nógv annað upp sum ramsa so nógv annað upp sum sum hann vildi ynskt bleiv bleiv broytt ikki neva en ta í eftirskúlanum men í fólkaskúlanum hví tað er ikki bleiv broytt og eg vil svara tað sama ja men tað er upplagt høvi at taka tað við í arbeiði nú mann endurskoðar og dagførir fólkaskúlalógina

so haldi at eg bíði jú nú er blívur hann ikki forstýraður meir so nú kann eg líka svara upp á okkurt av tí sum jóns joensen nevndi um um tíggjunda flokk at tað mann gjørdi ein mun á tíggjunda flokki og og nei og við hesum talinum fýraogtjúgu og sekstan men eg skilji ikki akkurát hvat ið spyrjarin hugsar um tí tí mann tosar um hetta er mann kanst eg haldi at mann kann eg slet iki samanbera hasi bæi og tí kann mann heldur ikki ikki spyrja um hví mann ger hatta við teir og hatta við hinari tí altso fýraogtjúgu talið fýraogtjúgu tað er jú taðr jú tað talið sum mann sigur t tað skuldi ikki meir enn fýraogtjúgu í ein flokk í hesum førnum ein tíggjunda flokk tað er ein maksmunntali sí en tíggjunda flokk jamen hví brúkar mann sekstan í í eftirskúlanum nei tað er miðnámstalið mann tosæar um tvey ymisk ting alto tað skuldu ikki fleiri elli fýraogtjúgu í ein tíggjunda flokk men í einum eftirskúlaflokki skula tað ikki færri enn sekstan altso eru tað færri enn sekstan so sleppur mann ikki uttan loyvi frá landsstýrismanninum til at byrja so egdugi ikki at síggja at mann kann samanbera hasi tølini upp á handan mátan mann tosar um hvør sítt fýraogtjúgu tað okur hava jútíggjunda flokkar við eg haldi bestemdur at onkur av teimum er heilt niðri á seks næmingum tað vilda ikki verið ókey langr so siga átta ella okkur sovorðt okur hava ein ein ein skúla iíð einari lítlari oyggj har ið øgiliga fáir eru og og tað er so langt niðan fyri sekstan men altso tað er ikki tað okur tosa um tvey ymisk ting okur snakka um eitt maksimuntal og eitt minmuntal so mann mann ger ikki mun á har haldi eg tað dugi ikki at síggja men neftupp hetta her hevur mann tosað um hvat e ta fyri heimhild sum sum landsstýrismaðurin hevur hevur til at gera undantak og tað er nættupp frá hasum talinum sekstan og tann eini háskúlin nei eftir skúlum sum bleiv settur í stovn fyri tveimum árum síðani tá ið hann skuldi byrja tá hann hevði ikki byrjað viski hann ikki fekk undantak eg helt at tað var so viktigt og okur hildu í mentamálaráðinumi at tað var so týdningarmikið at geva teimum møguleika at koma í gongd at okur góvu teimum møguleikan tann ein eg byrjaði við nøkrum tretivu næmingum og hin var niðan fyri markið og har var so heimildin í í lógini sum vóru óómetaliga glaður fyri at kunna brúka og siga við tey jamen farið í gongd tí tað eg veit at tað er ringt at byrja tað kann vera tykur í næsta ár kunna koma við m við fleiri næmingum og tað komu tey eisini so so tey vóru oman fyri markið tá ið tey so hildu fram so er tað hetta her við talinum áttaogfjøruti og eg haldi hatta var høvdu okur vitað hugsað okum kanska meiri um ella tey sum gjørdu lógina hetta er ein lóg frá tvey túsund mann setti hesa hetta her mann skal aftan á trý ár hava áttaogfjøruti men tað er bara tað at tað er í danmark har ið mann hevur fleiri flokkar átta níggjuogtíggju aftan á trý ár skal mann hava áttaogfjøruti jamen okur hava ikki tað í føroyum okur hava so dámt klára at fáa tíggjunda flokk altso ein flokk í eftirskúlanum og okur koma aldrin upp á áttaogfjøruti høvdu sett tað sum krav altso tey tey eru í eitt ár so eru tey burtur sou komma níggju inn so hevði høvdu tey hevði hetta intiativið ela hetta her hesin møguleikin hildiu upp uppat av sær so tað er forkláringin upp á tað hatta burdi lansjan verið tikið burturúr men tað hevur ikki verið aktuelt við øllum hesum broytingunum tí at okur hava ikki havt hesar eftirskúlarnir okur hava havt ítróttaháskúlan í vági sum byggir á á heilt aðra lóg eg haldi hatta ver tað men eg eri glaður fyri at okur hava fingið hendan møguleikan tí at eg dugi at síggja at háttanin var ikki ikki ímóti fólkaskúlanum men háttanin var vistu mann kansn tosa um ein háttan ella tað keðiliga var at børnini fóru av av landinum tað kann vera tað kann vera positivt víð sær sjálvum men nú hava tey so møguleika fyri at taka eftirskúlan í í føroyum
og tað er teimum væl umframt takk fyri ja takk
takk her eru viðmerkingar jóhannes joensen ger so væl takk hvør formaður ja sum jens rannvísti so illa víst til so so eru tað treytirnar tað at tíggjuna skulu vera max fýra ikki næmingar men eg eg sá tað sum at at mann hevur ikki ein minimum men allíkavæl hevur mann minimum tá ið tíggju næmingar eru í tíggjunda flokki so er tað ein hálvur flokkurur so er tað ein heilig flokkur meir so mann hevur ein minimum eisini í fólkastøriðanum tíggjunda flokki tað verður hvussu eg praktiseri í undirskapsstýrinum men eg tá eg hugsi um at har við við sekstan næmingar er tað eitt eitt minimum sum mann ásetir ella er tað soleiðis at landsstýrismaðurin kann gjá serloyvir um tað verður kanska færri eg veit ikki orðnaða eg skilti ikki orðnaða tað í reglugerðini har hvussu verður tað
er hvussu verður tað sturt takk fyri
ja takk jenisaranager sovæl aeg veit ikki atso taer a praktisering í útlýsingarstýrinum at mann ikki má vera minni enn fýraogtjúgu minni en tíggju ja men men so so er tað so lægri enn tað sum mann góðtekur fyri eftir skúlameni men hvørvar hin spurningurin tað var áh ja tað var hetta her undantakið undantakið stendur í lógini og og oog tað er hetta her hetta er hetta er næsta árið at at mann mann hevur eftirskúlar í halitikið ha so okur hava ikki nógv at samanbera við eg havi so bara upplivað at tað eina ferð einki annað hevar upplivað tað tí tað er het næsta ári men eg ar upplivað einaferð at standa í hasi støðuni har eg havi eina heimild at geva undantak og og hatta var simpulin fyri at tey høvdu beint undir eghaldi tað vara tvey undir og tvey færri enn tey skuldu hava og tað vildi verið synd ikki at lata sluppa í gongd so men eg trúgvi ikki at at at tað skal síggjast øðrvísi enn enn hatta
hatmann fer ikk at koyrauppá undantøk ja takk so
er tað beinta løga ger sovæl jtakk fyri frú forkvinna tað er eitt sindur í tí sama altso í viðmerkingum stendur verður uppskotsamtykt verður tað upp til myndugleikan at meta um hvørt næmingargrundarlagið er nøktandi hvør er tað minduleikin sum skal góðtaka tað og vil tað so siga til dømis ata eitt tilboð sum bara hevur tríggjar ella fimm næmingar at ja men um myndugleikin hvør tað sum nú er heldur tað er skilagott so so kann tað halda fram ella
ja verða veruleika takk fyri
ja takk jens at ravna gjørt so vælí lógini stendur stuttligt greitt líkur skúli ikki treytirnar kann landsryst man hava loyvi at halda fram við ella uttan stuðlið og og og tað er sjálvandi ferð eingin at at at at brúka tað til at lata ein eftirskúla byrja við trimum ella fýra næmingum tað verður undantakið at at tað hendir hattara møguleguleiki sum eg eri og sum sagt eg havi brúkt hana eina ferð og tað var tí at hetta var fyri at royna at fáa startin av skúlan og tað eydnaðist væl tey hann kom í gongd og næsta árið tá høvdu tey oman fyri sekstan so tað vildi verið syndist at ikki vóru sloppin í gongd tí tey høvdu tveir ella tríggjar næmingar minni tað
tað haldi eg ja taks orðaskiftið enda og hetta málið verður beint í mentanarnevndina og so koma vit til punkt átta á skránni tað eru uppskotløgslóg um broyting í løgslóg um frískúlar og forkvinnan skal biða um framsøgufólk fyri fólkaflokkin hevini zachariasend fyri javnaðarflokkin johannes joensen fyri sambandsflokkin edvard jacobsen og fyri tjóðveldið beint á løgu jacobsen og fyri framsókn bjarni kárasum petersen og fyrstur at røða er heðin zachariasen ger so væl
og sum tá eisini bleiv sagt so er tað løgtingslóg um broytt løgnslóg um frískúlar og tað sum hetta uppskotið gongur út uppá er stuðul fyri leiðukostnað áseta reglur um ferðastuðul og at broyta tíðarfreistina fyri at boða frá næmingatali tavil siga nær ið mann skal ella nær freistin er í sambandi við skúlaorsbyrjan og so víðari

visi mann tekur paragraf trý stykki átjan so verður ella í stykki fimm kommunurnar stuðul til næmingar í frískúlanum verður roknaðir eftir einum miðalkostnaði fyri hvønn næming við grundarlagi í rakstrarútreiðsluni fyri hvønn næming í skúlum hjá fimm teimum størstu kommununum stuðulin til hvønn næming í frískúlnum er fimmogfýrs prosent av miðalkostnaðinim fyri hvønn næming og mann tosar um avdráttir og rentu og leiðu eru eru ikki íroknað í í í rakstrarútreiðslunum

øtann tað fyrsta fyrsta partin í hesum uppskotinum tað er sjálvandi tað í sambandi við við við flutning øso vita vit tað at tað eri øgiliga ymiskt frá kommunun l kommunu frá kommun til kommunu hvat ið hvussu ið flutningurin verður skipaður summar kommununir hava tað soleisnar ati at næmingarnir koyra við bygdarleiðim ella at tú fært eitt gjald sum er eitt eitt manaðurkort ella hvat hann verðr gjøgnum bygdarleiðir og hvar í aðrar kommunur hava tað skipað soleiðisnar at teir hava bjóðað koyringina út og og og endamálið í hesum her er uppskotinum er tað at tú at tú javnsetir frískúlarnar við fólkaskúlan tann almenna fólkaskúlan í føroyum og spurningurin er so hvussu skal hetta skipast og so sjálvandi kemur ta eitt sindur frá kommunu til kommununi hvussu langaltso hvar fráti er altso til dømis vis tað er frá einari bygd sum er langt frá einum skúla til frískúlan ella at tð er stutt so sjálvandi alt eftir tí verður sjálvandi kostnaðurin fyri tann ferðastuðulin

tíðirnar sjálvandi broytast og j eg kann bara siga fyri mítt viðkomandi at

tá var tað í áðrenn kommunurnar bleivu lagdar saman at fólk ynsktu at kanska at flyta frá einum skúla í verandi bygd til tann til ein aðra ein annan skúla í bygdini og tað vóru tá var tað hvør sum kommuna og tá var kommunan nokk so greiður segði at forheldurin sjálvandi avgera hvar ið næmingarnir hjá teimum ganga men vit tá vildu vit ikki gjalda fyri flutning og heldur ikki fyri at næmingarnir gingu í tí skúlanum og so kann man siga var tað rímiligt eg veit ikkium tað var so rímiligt men men sjálvandi tað er nógv ár síðani og mann fær jú meira meir enn á at kunna tæna borgarunum og og tað er væl tað sum hann er osíðan tað er tað sum han kommunan er til men sjálvandi skal tað vera innan fyri nøkur mørk og í hesum førinum verður tað víst heilt greitt á at frískúlarnir ynskir mann at skipa á hesum økinum á sama hátt sum sum fólkaskúla tann føroyski fólkaskúlin

hetta her viðvið leiðu av hølum at tað skal líkasum ganga inn í tann partin afturat í sambandi við raksturin

vistimann so aftur sama tað er altíð neymari at samanlukna tað við tað sum hann sjálvur hevur verið útfyri og sovíðari vit bygdu so ein nýggjan skúla við streymin og vit gjørdu so eina avtalu tá við við við oyis kommunu um átta hundrað níggjuhundrað og tíggjunda og í tí gjaldinum var tað púra greitt at kommunan skuldi sjálv gjalda fyri at flyta altso tann kommunan sum kom við næmingurm skuldi gjalda fyri at flyta næmingarnar og at vit ikki tóku tann partin við í sum hevði nakað við byggingina at gera nú síggi at onkur frískúla í havn vísir á at her tekur mann bara leiðina við um mað tekur ikki tann partin sum er hjá onkrum hvann mann hevur bygt og tey halda seg sjálvandi vera sviður so í sambandi við tað at vísa á at tað kostar jú at halda viðlíka okkurt á síðnum so at tað er eisini nakað sum sum verður víst á men í hesum førinum er tað púra greitt mann sigur at tað sum tað kostar at leiga tann parturin verður tikin við í gjaldi sum kommunan sum hevur sum eiður næmingarnur skal gjalda og síðani verður tað víst á í sambandi við hetta her við tíðarfreistini fyri at kunna taka næmingarnar inn í skúlan og har vísir so ví verður tað eisini víst á í viðmerkingunum at innan fyri fólkaskúlan so ella so so vil eg ynski man tað at tað verður verður skipað á sama hátt sum sum í fólkaskúlani tað vil siga at innanfyri eina tíðarfreist so so verður tað ásett hvussu nógvir næmingar koma inn og soleinar at tú góðari tíð fært at vita hvar ið hvar iðella hvussu nógvir næmingar koma har veit eg eisini at tað hevur verið sjálvandi tá ð tú fert forbý fyrsta septembur í einum ári so sjálvt um so flyt skúla so verður tað ikki regulerað í næmingatalinum ella ið í í í tíminum í sambandi við alt eftir hvussu nógvir næmingar er inni hvat ið vistu tú fert upp um markið fyri hvussu nógv er visti ta eru fýraogtjúgu næmingar og at at tað sum verður flutt frá eini skúla mittíjøvnsskúlar so verður tað ikki regulerað í verandi skúlum tað tað vita vit eisini at tað etað er so galdandi í dag men frú forkvinna eg haldi at uppskotið er mann kan siga er nokk so greitt upp á tann mátan at tað vísir á at mann ynskir faktiskt somu skipan sum í fólkaskúlanum og vtsum vit kenna tað í dag so eru kommunurnar álagdar at hava ein skúla og tað er so fólkaskúlin og eg veit eisini am v vit síggja eisini í hoyrinsskrivinum at kommunur vísa tað órímiliga í tí at mann fer fríviljan inn og gera u frískúla og at mann so við við lóg tekur og áleggur kommununum nøkur gjøld og nakrar treytir tí at visti mann tekur velur tann skúlan heldur fenn frum tann skúlan sum veruligani er fólkaskúlin í tí kommununi ella í tí bygdini tí meta tær kommunuar tila meta fleiri kommunur her at r tær meta at tað tað er so væl og so skal tað allíkavæl ikki ganga útivur ta kommununa sjálvur haldi eg ati tað at tú hevur ein eg haldi at tað er øgiliga umráðandi at vit hava ein góðan fólkaskúla og vit hava viðgjørt fleiri uppskot í dag í sambandi við fólkaskúlan og sum eg haldi eisini er øgiliga umráðandi sum eg haldi eisini at eg havi víst á at at kommunurnar taka tað í øgiliga stórum álvara at tú hevur ein góðan fólkaskúla og ati næmingarnir fáa tær bestu treytirnar bæði tá talan er um um um hølusviðurskiftir og ikki minst amboð inni í skúlanum og sjálvandi at ein skúla er einki verdur visti tú ikki hevur nakrar góðar skúlaleiðarar og og og lærarar so tað er líkasum grundsteinirin í skúlanum og út frá tí haldi eg sjálvur at tað eru kanska nokk so áhugavert allíkavæl við frískúlanum tað at at fólk hava ein møguleika til at velja og eg haldi eisini at upp á einlannan máta so gevur tað so gevur tað eisini skúlanum tí føroyska fólkaskúlanum eina avbjóðing og visti mann er einsamallur á einum marceti so er sjálvandi ikki nøkur grund fyri at ella so hevur mann ikki sama bov fyri at at dubba seg upp á sama máta vist tú ert í í harðari konkuransu meneg veitiki um tað er akkurát tað sum er endamálið innan fyri skúla men tað er eingin ivi um at endamálið við skúlanum er fyrst og fremst at næmingurin fær tað grundleggjandi og tá skúlin er liðugur at tá hevur tú lært

mann tosar um leiðurkostnaðin mann tosar um flutningin og mann tosar um at áseta tíðarfreistina í sambandi við næmingar í skúla málið kemur í í mentanarnevndina og har skal máli
telefoina virðiliga og góða viðgerð takk fyri ja takk her var onkur viðmerking
jóhannes jóensen ger so væl takk fyrá foroskuna ja hisins kritiskin t hann var eitt sindur ullintur haldi eg í øllum snerast tað var einki rð ella lei í nøkrum hannplagavar so avgjørd to ið tá mann fær tá kommunurna fáa álagt eyka gjøld vig eyka uppgávur í hesum førinum var hann ja eg veit ikki umann man var fyri til ímóti at amam ikki onnurs fyri men men eg atlaði bera spyrja hinesa krisinum hvat hann helt um tað ella heldur um tað at kommunurnar fáa álagt fleiri rokningar frá landinum tað plagarharnr ikki at vera so glaður fyri onkur kommuna eg meini sjóvarkommununa til dømis har yvir tretivu prosent av børnum gonga í frískúla so har ver ein ein eitt handiligur
rokning takk fyri ja takk heðinsa
æja takk fyri nú segði jóhannes tað at joensen at mann bar kanska for forógreiður og for lítið kontantur nei til til spurningin um at áleggja kommununum nøkur gjøld tað eg havi sagt tað øgiliga ftani at nú hevur mann verið við til at gjørt nakrar fíggjarætlanir hjá landinum eftir hondini og taðn nærmasta mátin sjálvandi tá ið ið pengarnar mangla í tað er sjálvandi at royna at skumpa atað yvir á kommunurnar og tí havi eg sagt øgiliga oftani at eg haldi tað er ein fyrimunur at at vit hava nakrar kommunalpolitikarar inni í løgtinginum sum hava forstáilsi fyri hvat ið ein kommuna er og hvussu ein ommuna verður rikin og at at at tað ikki er so lætt bara tað flytatðyvir á kommunurnar tað haldi eg eri ikki nakað góður máti í hesum førinum er tað faktiskt púra greitt at mann fer inn og áleggur kommununum nukkur gjøld í sambandi við at borgarin í tí bygdini ella tí kommununi velur eitt annað tilboð og tann borgarin betalir væl oysin skattur ú kommunni hvørt á sínum so at tað er bara fyri ogímóti men eg haldi at tað er øgiliga umráðandi at tað verður gjørt soleiðnar at at at at tð eru samsvari við tað sum kommunufelagið og kommunurnar eisini siga og sum sagt og tað kemur ri í nevnd
nú og har fara vit at vigera att takk fyri ja takk næstur a røða johannes joensen
ein lóg um at gera tað lættari at stovna frískúlar

hava nakrar frískúlar í dag sum hava og og tað kann gott vera sunt at hava nakrar frískúlar til líkasum sum eitt tilboð taðskal eg ikki siga og summr av teimum frískulmi eru rættiliga dugnalig fólk sum arbeiða har og hava góð úrslit at vísa á og kunnu røkja nógvar av teimum alternativu uppgávunum sum sum kanska fólkaskúlan e ikki maktaður viðhvørt eg havi bara eitt fyrivarni tá tað kemur tilprivatskúlar ella frískúlar sum er at eg meini at mann skal hava eitt avmarkað tal av frískúluum eg veit av øðrum londum er tað ikki avmarkað men mann er so noyddur at bakka aftur eg veit ikkihvusu nógv avmarkað talið skal vera men eg meini at mann skal hava ein eitt grundarlag sum er fólkaskúli og so kann mann hava hini tilboðini við sínar av men mann skuldi havt soleiðis at hað var eitt prosent partur settur á eg veit at í danmark eru fimm hundrað og seksogtjúgu privatskúlar og trettan hundrað og áttaogfýrs fólkaskúla so har er talið umleið ja tað veit ikki tað má so vera oman fyri ein triðing sum eru privatskúlar eg tað kundi kanska verið tjúgu prosent í føroyum sum man var sikraður at tað ikki var omanfyri eitt ávíst og hví sigur

fólkaskúlin hevur altíð verið í grundarlagi undir eg vil siga grundarlag udir samfelagnum undir demokratinum oh tá ð man hyggur eftir fólkaskúlanum so meini eg at tað tað er fólkaskúlalógin sum leggur upp til

samhandsfesti og tolsemi at tú hevur byggir á tann kristna siarvin sum tað skal gera og at vit fáa har øll møtast bæði høg og lág ríku fátæk og tað er ikki sagt at tt ikki eru á frískúlanum tí tað er tann sama tilboði í frískla hava frískúlalóg tann frískúlagin byggir á fólkaskúlalógina og tey hava eisini ein treyta um at tey skuldu taka øll upp sum søkiin á frískúla

hog har hevur tú eisini skuldi mann eisini havt somu treytir somu møguleikar eftirlit í frískúlani hevur so landsstýrismaðurin og eg veit ikki hvussu eftirlitið er í dag eg havikkinakað innlit í hvussu tað er eg veit hvussu mann hevur landsroyndir og og próvtøkur og annað har hevur mann so hvussu er tað fakliga vis skeg hyggja eftir vistu eg hugsa um hvussu man skipar seg aðrastaðni so sagt tað at í summum londum hevur mann í í svøríki gjørdi mann nakrar royndir við at mann hevði mann gav frískum skúlanum somu sømdir sum fólkaskúlar talsa at at staturin betalti alt og har fekk man at trupulleika við at privatsklanskúlarnir høvdu yvirskot og prosjekterað við við etter góðu vinnungsbýti so tá fann mann tav at hatta riggaði ikki tað ætlar mann so at hálið landa aftur o so hevur ann eisini aðrastaðni og tað haldi eg ikki vit skulu tað mángu ansa eftir eisini í føroyum tað r tað at mann hevur eftirniskar fólkaskúlar neifrískúlar tú hevur muslimskar frískúlar í danmark og svøríki og norra og tað sum eg haldi er vandin við tí tað er tað at tú kanst sgrava gjáir millum millum ettniskar meir og minnilutar soleiðis at integratiónin hon ikki fungerar og eg veit ikki visi mann hevur fylgt nakað við í norðralondunum so er integratiónin í svøríki og og danmark ikki serliga hon tar ikki sliga serliga væleydna so eg vóni at vit klára tað betur í føroyum og har meini eg at vit skulu mugu ansa eftir eisini at vit ikki skapa gjáir frá frá tí mann er eitt lítið barn til mann verðu vaksin millum fólkini vit ugusleppa av við hetta her at at siga vit og tit men heldur vit hugsað í felag um okkum og tað veit eg at teir frískúlanir sum eru í dag tað tað eru tað eru tað eru dugnalig fólk og tað eru góðir frískúlar sum eru í dag men mann veit ikkihvat mann fær í framtíðini tí má mann hava nakrar reglur á økinum

hetta er kanska eitt sindur ideologiskt eisini visti man hyggur eftir tí at visti mann sær fólkaskúlan sum eitt grundarlund demokratinum fólkaræðnum so má mann eisini hyggja eftir at og hyggja eftir hvat er tað við fáu fólkaskúlanum hvussu raðfesta við fólkaskúlan í fleiri førum haldi eg og tað havi víst á fleiri ferð at vit hava raðfest fólkaskúlan øgiliga ættaliga tá að kemur til íløgur og tað er okkara felags ábyrgd og tað e nevnt at siga tað at fólkaskúlin er vánaligur ella fólkaskúlin ikki røkkur teimum málunum sum vit skulu røkka vist mann ikki ger íløgurnar í fólkaskúlan

eg hugsi at eg veit í fleiri førum tá ið monn sigur fólkaskúlani so er tað eisini ymiskt hvussu fólkaskúlar er fyri summir eru øðrvísin aðrir allir eru ikki akkurát líka og tí ber eisini væl til at skifta ímillum fólkaskúlar vit skulu helst hava ein skúla har øll hava somu møguleikar umti frískúla ella fólkaskúli tað má vera soleiðis at vit øll hava somu møguleikar um vit hava eina ábyrgd at vit fylgja fólkaskúlalóguni

tað kemur tileitt uppskoti her sum fyri liggur so er tað soleiðis í føroyum at landið ella almenni myndugleikin rindar fimmogfýrs prosent av útreiðslunum til privatskúlar frískúlar niðri í danmark er tað seksoghálvfjerðs prosent so vit stuðla frískúlan nógv meira í føroyum enn vit gera enn tey gera í danmark

nú ætlar mann at broyta tað soleiðis at mann vil eisini hava leiðina visti mann hevur leiðihølir og busskoyring uppí so at tað bleiv ein størri partur sum tað almenna betalir

privati borgarin betalir sum velur a koyra børnini í frískúla

eg veit ikki um mann visti mann fer inur til usa til dømis so hevur mann øgiliga nógv privatskúla tá koyrir túð ov nógv upp á at mann skal at tað er pengarnir sum stýra hvør kann ganga hvørjum skúla tað má ikki blíva soleiðis í føroyum at tey r fátøkur ganga í fólkaskúla og tey ríku ganga í privatskúla tá fartaða samfelag sum er klovið í tvey í tvíningar vit mugu hava eina skúlaskipan har øll hava somu møguleikar tað sum an hevur sæð eitt sindur í summum londum eg veit ikki um tað er eg kann ikki dokumentera tað men tað er tað er hvussu er tað at at mann hevur sæð at summir fólkaskúlar blíva fólkaskúlar sum har sumi bara fátøk ella man kann siga etin iskir minnilutar ganga mann sær niðri hvussur at tú hevur fingið fólkaskúlar sum

ø og tað meini eg er tí at mann ikki dugir at intergrera borgarar nóg væl tú hevur ávís øki har sum mann kann siga eg skalikki siga tað krimunella øki men økir har sum børnini ikki fáa nøktandi sosialar møguleikar og tí verður skúlin eisini myndaður á tí

nakað at dømi um tað vit eru so lítið land at vit hava innlit í viðurskiftuni í føroyum og tað er ein fyrimunur og vit hava eisini innlit í skúlaviðurskiftini nokk so væl í føroyum so har hava vit kanska betri møguleikar

ger eisini tað at og tað eri púra samd ví hesum uppskotinum tað er tað at mann broytir kravið frá at vera fyrsta sepseptembur ta inskivar næmingar til at verða fyrsta apríl og tað er skilagott tað er tað sama sum fólkaskúlan tað ger tað at mann veit hvat mann hevur at at gera við og at mann tekur miðalkostnaðir fri hvønn næming finn tær størstu kommunurnar sama sum við eftirskúlunum tað kann eisini vera skilagott viðvítjandi umsiting tað kan vera nógv umsitingih á mentanalráðnum ella

hini bæði við leiðuni og burskoyringini tað kann vera ett sinur ivasamt visti mann ikki hevur kommunurnar við tí tað er ymiskt hvussu kommunurnar eru fyri og tað r eisini ymisk hvussu nógv næmingar ganga á frískúlanumsa ymiski kommununum tær má har má mann hvussu fáa meira innlit í tað í annars dámar betur at vit vit brúka meira orku tíð uppá fólkaskúlan tað hangdi ikki tú kanst brúka tíð uppá bæði ella orku uppá baði men eg meini at fólkaskúlin fær for lítið
av resursum og tað má ikki so soleiðis at teir resursini sum vit brúka uppá frískúlar eru uppá við kosningarfólkaskúlanum ja takk eg kann vera bangin fyri at vit ikki brúka teir pengar vit eiga at brúka í fólkasúlanum men heldur brúka høttað annastan her var eitt viðmerki
eg ging frá kristianne vintar poulsen ger so væl takk fyri tað ja eg haldi at johannes joensen helt eina sera áhugaverda røðu har ið hann nerti við øgiliga nógv viðkomandi ting tað hoyrist at at hann hevur áhuga fyri og innlit í skúlaskap og skúlaøkin eg eri púra samd við tí skepsis sum johannes joensen umrøður altso tað sigur seg sjálvt at tá ið mann koyrir resursur eitt stað so missir eitt annað stað resursurog og eg eri eisini bangin fyri tí at at við at gera tað so lætt so nógv lættari at stovna frískúlar so merkir hetta at at tað er minni til fólkaskúla og at gera íløgur altso torna kommuna hevur akkurát bygt ein veldiga flottan fólkaskúla skúlan á flottu

ersæ eg hoyrdi hvat hann segði altso ja tað eri eg eri púra púra samdur í tí sumd tú sigur tað sum eg hugsi meira um tað er vil mann raðfesta fólkaskúlan so eigur mann at vísa ta verkið men eg rokni ikki við janú nú mann skal ansa eftir at man ikki skepti t ímóti hvørjum øðrum tí at tað kann vera tað at landssmaðurin hevur tankar um at raðfesta fólkaskúlan eisini og og og kemur við onkrum onkrum góðum uppskoti men eg havi einki sæð borðinum enn so eg vóni at tað kemur okkurt á borðið eg veit at har eru onkrar arbeiðsbólkar í gongd men spurninur um
andi ja takk so
heðineina viðmerking ja takk fyri røðaran er heilt greitt veit hvat hann tosar um tá mann tosar um skúlar og eri samdur eisini við seinasta viðmerkjara at johanes joensen hann hevur rættiliga gott innlit í skúlaskap og trúgvi pestan er ein fínu leiðari skúlaleiðari men ø spurningurin er tá ið mann raðfestir sjálvandi vsttú tú kanst bara brúka pengarnar eina ferð mentað er spurningurn um at so tekur tað frá skúlanum tú kanst sjávandi taka tað fyrá okkrum øðrum øki menog og tí faktiskt eri eg var rættiliga samdur í tí sum jóhannes joensen vísti á og sovíðari men eg havi hug at spyrja johannes joensen tað sama spurningin sum spurdi meg um tekur hann undir við hesum uppskotinum í sambandi við hasum
trý punktuni sum standa í uppskotinum ja takk jánes joensen gers
ja tað eri altso tvey teyð fyrstu punktini eg taki undir við altso eg meini at mann skal javnstilla møguleikarnar hjá næmingunum tí tað dragartrasalt um næmingarnar at teir fáa eitt gott tilboð tað seinasta við við við at kommunurnar skulu rinda har haldi eg mann skal hava meir meira innlit í tað tí tað kann vera eitt sindur vandamikið fyri summar kommunur at teir skulu hava fleiri tilboð g rinda fyri fleiri tilboð tí mann veit tð at nógvir nógvar kommunur hava bygt stórar skúlar og og skulu rinda fyri tað tað kann vera vandamikið viss fleiri aðrir skúlar skulu gerast í komunu uttan at kommunan biðja um tað so so kann að verða rættiliga dýrt men eg blívi við at staðfesta tað at at vit mugu raðfesta fólkaskúlan hægri vit mugu raðfest han hægri og landsýrismaðurin vónandi kemur hann upp her og
og lova nøkur ting takk fyri ja takk
næsta røða er edvarjacobsen gsætakk fyri frú forkvinna sum tað longu sagt s uppskot til løgtingslóg um broyting í løgslóg um frískúlar stuðul er sum tað verður sagt leiðurkostinað áseting um ferðastuðul og broyting av tíðarfreist við næmingatal og so er tað fyri íløgur endamál í uppskotinum er at frískúlar í størri mun kunnu myrka undir somu fortreytum sum almenn fólkaskúlin og at børn í frískúlanum fáa stuðul til at ferðast í og úr skúla harumframt verður gjørt broyting og freistini at boða myndugleikumi frá og nøgda frá nøktandi næmingatalið tá ið frískúlan skal seta á á stovn tað málið minnir eitt sindur nógv um tað sum var í áðni samandráttur er at vera uppskoti samtykt sum tað liggur akkurát nú so fáa frískúlarrætt til stuðul til húsaleiðu frá teimum kommununum ið hava børn gangandi í frískúla mett verðar henda broyting ger tað lættari hjá stigtakaran at fara undir at stovna in nýggjan frískúla tí umframt starvsfelakostnað so kemur akkurát tað sum eg hugsi um eru høluðsreiðslurnar helst størstu útreiðslan á ein frískúli hevur harumframt fáa børn í frískúla rætt til ferðastuðul tá ið tey ferðast í strandferðsluni talan er um stuðul aftur og fram einaferð um dagin men kommunan verður ikki kravd um at hava skúlabarnaflutning á sama hátt sum reglaranar íg fólkaskúlan tilgongdin at stovna frískúla verðu smitiari tí freistin at boða næmingum frá er flutt soleiðis at tað ikki skal vera eitt ár frammanundan men í sama ári sum skúlin startar ein av broytingunum gjørdi vart við longu tá málið var til hoyringar úti í flokkunum og viðmerking bleiv send hesum viðvíkjandi tað var øllum førum tað sum tað skuldi vera tað er um gjaldið fyri hølisleiðu íløga í bygning í aðrari kommunu her ger mann skilnað við tá mann hevur fólkaskúla í aðrari kommunu tað sum eg hugsi her og eitt av teimum í sambandi e a taka tær við ferðin ferðini fyrst so hevur mann

so hevur mann lagt uppskot ella hoyringin metir at mann kanska skuldi havt skúlakort til strandferðsluna líkasum mann hevur til aðrar skúlar at mann kundi verið í somu skipan upp á tann mátan at tey fingu eitt eitt skúlakort til at koyra aftur fram í skúla tað er so ein ein av hoyringunum sum hevur verið men tað sum eg ordiliga steðgi á við í hesum málinum tað er tað triðja punktið um at ein kommuna skal til at betala íløgu í bygning í aðrari kommunu har haldi eg at mann hevur hug at gera tað øgiliga greitt at mann ger ein ein mun millum frískúlar og annars fólkaskúlar vit hava nakrar kommunur sum hava fólkaskúlar í aðrari kommunu og har er tað rakstrar útreiðslur upp á sama máta sum er her og tað er í ordan men man betalir ikki hølisleiðu tá ið mann hevur fólkaskúla í aðrari kommunu so her haldi eg at mann tað stendur at skal mann broyta hetta so eigur mann eisini at attaka saman um hvussu mann skal gera í tí vanliga fólkaskúlanum eg haldi ikki at tað er mín persónliga meining um hetta her og tað er tað sum flokkurin sambandsflokkurin sendi ein hoyring um inn til mentamálaráðið at mann ikki tekur og sigur at tá ið tað er frískúli so skal mann vera ein partur av byggjarínum tað haldi eg er øgiliga týdningarmikið at fáa viðgjørt ordiliga greitt í nevndini punkt eitt og tvey íordan men tað triðja punktið tað haldi eg ikki er í ordan í forhold til at mann ger skilna millum frískúla og aðrar fólkaskúlar tí tí fólkaskúlin hevur nógvar kommunur hava gjørt øgiliga góðar byggingar í sínari bygd og tú kanst ikki taka leigu illa íløgukostnað frá napubygdini sum gongur í tínum skúla ikki tað er ikki eitt krav at tað attað verður gjørt men altso lagsurmæðrin kann siga sínar hugsan um tað tá ið landstýrismaðurin kemur upp ella kemur inn í nevnd men akkurát hetta punktið havi eg gjørt gjørt vart við tað má eg siga og og tað vil eg gjarna vðviðgera nevndini út frá tí ati at hyggja upp á hatta punktið tí at eg haldi mann brýtir við at mann fer at for bíða hetta her við at mann skal mann skal faratbetala íløgu í einum skúla sum liggur eini aðrari kommunu visti mann ikki heldur at tað skal vera eitt krav í tí vanliga fólkaskúlanum skatt sjávandi tað betalir mann jú sjávandi allastaðni men vistimann heldur seg til rakstur og heldu seg til flutning so so kann mann siga man líka stillari tí tað var nokk so nógv sum gekk út upp á ísilógini allíkastilla næmingar sum fóru á frískúla í aðrari kommunu men eg haldi at man fer forbílík líka stillingina tá ið mann skal til at dekka íløgur í aðrari kommunu í samband við uttan so mann sigur og vaska vit vit lyfta tær upp í tægri enog voð og gera tað eisini í í tí vanliga fólkaskúlan tí tað ger mann ikki man stendur faktiskt á síðulini í vandliga fólkaskúlanum og og krevur eitt ein næming fyri tann raksturin sum tað kostar at hava næmingar í aðrari kommunu inni í sínam egnu men vit komu at viðgera alt hetta her men tað er hatta eg haldi ikki fremmant frá mær at eg siga hetta her tí at eg havi gjørt vart við tað eisini áðrenn lógin fór niðan at eg haldi at hatta her er eitti breytingpunt hetta verður eisini sagt frá í teimum sum hava havt viðmerkingar um akkurát hatta punktið eg ynski fólk skulu hava fjølbroytt tilboð í eisini í samband við frískúla eg haldi tað er tað er gullvert tár frískúlar vit hava fingið men mann hevur tey góðu tilboðini og heta er eisini eitt gott tilboð men skal mann gera upp við tað prinsippið at mann talið fer rakstur um mann fer inn í skúlan hjá øðrum millum kommunumørk eg snakki bara ímillum kommunuvørk vist inni í egnum ar kommunu so er taðei heilt nakað annað tú gert íløgur og karmar í egnari kommunu til egnar skúlar skal mann fara at gera íløgur í í pokommununi fyri teir næmingar sum ganga so haldi at fólkaskúlalógin áðrenn mann ger hetta her so kannman gott gera hesar broytingina aftaná so so fær mann inn diskutera tað meira generelt ttað er
er í nevndini takk fyri frá forklæðini ja takk her ein viðmerking
frá heinsacariasen ger sovæltakk fyri og til røðaran er faktiskt eg haldi eg tað sum eri sum hon vísti á hesini er nokk so áhugavert nemliga hetta her við leiðini ella íløguni altso er tað leiða av einum bygningi ella í sambandi við íløgu ogsovíðari og vissu vit nú bara taka og vendandi yvir á barnahansingar øki so vita vit tað at foreldrini betala so ógvar part av rakstrinum í mesta lagi til dømis áttaogtjúgu tretivu prosent av rakstrinum og tóór íløgur annar slettiki kin tikin við í tann partin og tað er so sælt í tí somu kommunu sovíðari tí haldi eg tað at hatta er rættiliga áhugavert og eg eri eisini samd við røðaranum í tí at tá ið vit fáa tað inn í nevndina so fáa vit kommunufelagið og fleiri onnur enn so taka
vit handa har partin og hyggja nærri eftir tí takk fyri ja takk
ger so væl etva jacobsen ja tað er akkurát tað vit hava eina nevndarviðgerð har vit fáa lýst meir hvat meinar mann við tá ið tað sigur ein leiða hvat hvat inniber tað tí at hetta her við at og tað hava eisini aðrar hoyringspartar viðmerkt akkurát hetta her við er tað leiðan er tað sonógv prosentvís av tí ílegubygninginum í bygningini sum mann hevur gjørt sum mann ikki tí v vit vita og onnur vita hvat hvat tað er at byggja ein skúli inni í egnum øki og hvat fyri orka og og ávirkan og skal tað heva dýrt skal tað eva minni dýrt men her hevur mann ikki tað ávirkan tí mann situr í ein aðrar kommunu og vit eru kommunur sum vir kulga møtast har at fólk ella kommunur sum á arbeiða saman við eru rættiliga trekar tá tað kemur til íløguna men vilja gjarna verða við í rakstrinum so so má mann líka vordera hvussu skal mann hyggja upp á tannpart
partin eisini takk fyri harra formaður
ja takk næsta røða tað er beinta løgu jacobsen ger so væl ja takk fyri harra formaður til viðgerðar er uppskot til løgtinslóg um broyting í løgslóg um frískúlar stuðul fyri leiðukostnað ásettar reglur um ferðastuðul og broyta tíðarfreist fyri at fráboða næmingatalið og við formansins loyvi so ætlaði eg at sleppa at byrja við seinastu regluni í hoyringar
kjarinum hjá føroya lærarafelag ja ger so væl lærarafelagið skrivar vit undrast á at landið vil áleggja kommunum meir útreiðslur til frískúlar tá tað er trupult at finna neyðugu játtanina til fólkaskúlan sitatslukt og eg má siga at eg eri samd tí tað undrar eisini meg vit hava einki hoyrt um fólkaskúlan í hesum gonguskeiðnum yvirhøvur og vit mugu ikki gloyma at tað er fólkaskúlin hóast alt sum er grundarlagið undir føroyska samfelagnum eg veit at ein politiskur fylgibólkur er settur at endurskoða fólkaskúlan og tað fegnist eg sjálvandi eisini um men nú e sjótt trý ár farin av vælskeiðnum og einki er hent við fólkaskúlanum og vit skulu ikki gloyma at fólkaskúlalógin er rættiligani umfatandi tað er ikki bara sum at siga tað at endurskoða tað og tí ivist eg í um tað fer at verða gjørt áðrenn væl verður skrivað út aftur at vit hava frískúlar friður verður við tí eg veit at summir teir eru rættiligani góðir og ung hava gleði av tí men eg má enn einaferð staðfesta at eg undrist á at fólkaskúlin ongan rúmd hevur fingið í hesi her samgonguni her vit hava júst viðgjørt eitt mál um eftirskúla nú viðgera vit eitt málnm um frískúlar men vit hava einki um fólkaskúlan vit síggja at tað er alsamt fleiri børn og ung sum hava trupulleikar men tað var eingi stig tikin frá politiskari síðu at vita eftir um vit kundu gjørt batar í fólkaskúlanum vit síggja lærarar gera vart við støðuna men einki verður gjørt frá politiskari síðu og ja hendan her samgongan siti í trý ár og tí harti eg tey men sjálvandi tað er øll politiska skipanin eisini longur aftur sum eisin hevur ein partr av ábyrgdini eg haldi ikki atað kann vera rætt at vit tjúkt um øll onnur tilboð meðan fólkaskúlin er við sviðiso og gera viki okkurt við fólkaskúlan nú so kann prísurin gerast rættiligani høgur í framtíðini men tað tykist meg um at samgongan hevur havt størri vit heldur ta vera størri týdning at tjúkkla um onnur tilboð enn fólkaskúlan og tí eri eg púra ósamd í tí fólkaskúlin er grundleggjandi í samfelagnum ein væl virkandi fólkaskúli er fyritreytin fyri einum væl virkandi samfelag takk fyri harra formaður ja takk sor ta viðmerking
jar tað er jóhannes joensen gerso væl takk hara formaður ja eg samdur beint løgu um at at at fólkaskúlin hevur avgerandi týdning fyri hvussu vit kunnu skipa okkara samfelag eg ikki tí eg haldi allir skúlar hava tað men eg hugsi at raðfestingin í fólkaskúlanum hevur verið bedrøuliga í seinastuni um annhr hoyrt so nógv um seinast man kann siga tey seinastar nógvu árini men vag han hoyrt so oftani um at fólkaskúlin loftar ikki í næmingum loftar er ikki teimum sum hanum serligan tór loftar eru ikki teimum sum hava serligar avbjóðingar og kanska vi vit lofta ikki í næmingum og ístaðin fyri at gera nakað við tað og fara inn og hyggja mer hvat kunnu vit gera so siga vit jamen so mugu heldur vit mugu heldur finna onnur tilboð m roynari at gera okurt annað men altso visti mann fer inn í fólkaskúlanm og hyggur eftir hvat avbjóðingarnir eru og ger nakað við tær so kann mann gott loysa nógvar avbjóðingar í skipanini sum í dag mann bjgar ikki at broyta
alt
ja takk ger so væl beintarløvu jacobsen ja takk fyri í dag tað er júst sum johanes joensen sigur tað snýr seg um raðfesting tí í mínum hugheimi so er ein vælvirkandi fólkaskúli líka so umráðandi sum eitt vælvirkandi heilsuverk eg haldi at einum fólkaskúli er líka so grundleggjandi í einum vælferðarsamfelag við einum fólkaræði sum heilsuverki og tí sakni eg at tað verðurvíst meiri áhugi fyri fólkaskúlanum í hesi her
í samgonguni her takk fyri
ja takk so er tað siri stenbergsen viðmerkin ger su væltakk fyri harra formaður ja tað er eingin ivi um at fólkaskúlin hevur heilt ótrúliga stóran týdning tar skula øll børn ígjøgnum tað systemið og onkur hava hoyrt nógk so nógv eisini frá lærarafelagnum um um viðurskiftir sum tey ynskja batar innanfyri til dømis ha tað eg snakkað um hettaher við ati fáa færri næmingar í flokkarnar at tað kundi verið ein tað kundi verið ein bati og at mann styrkti kanska støðurna hjá flokslæraranum asu tað er nógv so onnur ting nú verður so hetta arbeiðið sett í gongd við einum einum politiskum bólki inan fyri skúlaøki hvussu sær beinta løgu fyri sær at mann færr gjørt nakrar broytingar tí tí at fólkaskúlan man faktiskt broytt øliga lítið av ta síðstu árinum nógv er eisini gott men her eru avbjóðingar kanska serliga við at røkka
av øllum børnum takk fyri
ja takk fyri ja eg fegnist um at ein politiskur fylgibólkur eisini er settur nú í mun til fólkaskúlalógina men eg má siga so lærarafelagið at eg undirstáði landið vil áleggja kommunum meir útrýsslur til frískúlar tá tað er trupult at finna neyðugu játtanina til fólkaskúlan tí vit síggja at tað eru alsamt fleiri og ungu sum hava avbjóðingar á ymsum slagi og teyð mugu loftast í fólkaskúlanum tíð ann tí annars verður ein uppaddur størri trupulleiki í samfelagnum í framtíðini so ein góður fólkaskúli er rættiliga grundleggjandi í einum
fólkaræði takk fyri
ja takk fyri formaður eg helt meg hoyra beint tiløgu jacobsen segði tað at fólkaskúlin fekk onga rúmd í hesari samgonguni altso fólkaskúlin fær fýra hundrað og fýrs milliónir frá hesari samgonguni tað svaraði fimmogtjúgu prosent av játtanini hjá øllum uttanríki mentamálaráðnum altso lóðaruppskot koma í tingi um mann heldur at okkurt ikki er gott nokk um okkurt skal broytast men fólkaskúlin rokna við tey flestu samd um hevur góðar karmar og góðar rammur og tað er tá ið okkurt skal broytast at mann kemur í løgtingi við at mann ikki leggur í fólkaskúlan at mann ikki komur við broytingum gangið útfrá men tað er altso knapp ein hálv milliard sum fólkaskúlin fær á fíggjarlógini
hvørt ár
ja takk ikki so væl menta tú jakobsen ja takk fyri har formaður eg vil siga tað at kommunurnar hava roynt at gjørt rættiliga nógv um teir físiku karmarnir við fólkaskúlanum tey hava verið óføra bygt nýggjar skúlar men her inni í hesari samgonguni hevur áhugin at kalla verið eingin fyri fólkaskúlanum vit síggja at tað eru alsamt fleiri sum fáa avbjóðingar tað er sum um at tað tað er einki nája so yppur mann onkursvegna økslum men sjálvandi viljust tí hann sær tað eru eisini fólkaskúlar altso tað er ikki alt vánaligt fólkaskúlanum tað er sjálvandi vónandi meginpartin av fólkaskúlanum sum er ordiliga eina góður men tá ið lærarar og foreldur gera vart við ymisk ting so haldi eg at vit í løgtinginum eiga at taka tað í størri álvara hyggja eftir tí er okkurt sum ikki riggar ja men so broyta vit tað og er alt í lagi
men ongantíð betri takk fyri ja takk næstur a røða tað verður steffan
har formaður vit hava fólkaskúlan og vit hava frískúlar sum eitt alternativ og heilt stutt byrja við fólkaskúlanum so er so er fólkaskúlin okkum kærur eg haldi vit hava ein góðan fólkaskúla sum

av øllum lagi av øllum stættum og og og har var nógv bond knýtt

og í norðoyggjum so kenni eg ikki til annað enn enn enn at mann bara hevur fólkaskúlan sum ein møguleika ikki uttan mann fer longu vekk til til

tá tá tað so kemur til frískúlar so haldi eg at tað er eitt gott tað kann verat gott alternativ vit hava tríggjar frískúlar ger frískúlin keldan frískúlan í havn og og lítliskúli og eg haldi tað kann vra eitt øgiliga gott alternativ fyri summi og og kanska næmingar ikki trívast á á tí fólkaskúlanum sum sum næmingarnir eru á og so kann hetta vera øgiliga gott alternativ og og ikki minst so haldi eg at at frískúlarnir kunnu altso geva fólkaskúlan kapping upp á ein sunnan máta

at á frískúlin leleggur nýggjar loystir og og og upp á tann mátan kann kann bjóða altso fólkaskúlan av o ikki ikki endiliga stríða um næmingar men men seta á góðan standard ikki ikki tí at fólkaskúlin er ringur men men tú fært okkurt at seta fólkaskúla upp ímótir tá tú hevur frískúlar tað haldi er er øgiliga gott øheg skal ikki geva leingi av harra formaður men tær broytingar sum hetta uppskotið inniheldur har eru onkrar minni viðkvamar n enn aðrar og og tað er heta her tað sama sum vit tosaðu um tað í tí fyrrverandi uppskotinum viðvíkjandi eftirskúlum at mann flytur freistina frá at mann hevur fingið váttað eitt ávíst næmingatal frá septembur til apríl og tað tað haldi er er er sjálvsagt at skula hava hesa váttanina longu í í septembur frá frá foreldrunum tl til ári eftir tað er tað er alt ov tíðliga og tí er tað ein skilagóð broyting og eg haldi ikki er nógv bein útíð og og so er tað aftur ein líknandi broyting afturat sum í hinum uppskotinum og tað er tá tað kemur til rakstur per næming sum sum kommunan skal fíggja og har er tað grundarlagið sum verður broytt frá at taðer er heimstaðar kommunan also tann einstaka kommunan sum er grundarlag fyri sínum egna gjaldi til at tær fimm størstu blíva útrokningargrundarlagið og um at tekur so miðal av av kostnaðini hjá teimum fimm størstu fyrifyri hvønn næming

áleggja kommununum tvey ting afturat og tað er ferðing við strandferðsluni til og frá skúla og so er ta hetta her við at øskulu gjalda fimmogfýrs prosent av leiðukostnaðinum og og akkurát tey tingini kanska er tað sum lívir mest hjá kommunufelagnum og tað tað er tey so ikki nøgd við og og sjóvarkommuna er kanska eitt eitt ein dømi og og eg stúrta eitt sindur við eg veit ikki um um um hetta taliðrætt men at at fýraogtjúgu prosent av næmingunum úr úr tí einstaka kommununi og o tað kann væl vera av av tí at hon liggur so tætt at nógv næmingar fara fram men fýraogtjúgu prosent ljóðar øgiliga nógv og og tí skilir mann at at tey tær tey riogera uppá hett her og eg haldi at

tann partin og og fáa greiði á hvat vendir upp og niður tá ið tað kemur til hvussu hart einstakar kommunurnar eru raktar og í hesum førum er tað serliga sjóvarkommuna sum ger vart við seg hesum viðvíkjandi men eg haldi er gott at vit hava frískúlar og eg haldi

og í staðin fyri at hugsa um hvør tekur frá hvørjum øðrum so haldi eg at tað er gott at vit hava skúlar sum kunnu bjóða hvørjum øðrum av og og fáa eina sunna kapping sum sum sum mennir okkara skúlar tað er tað eg hava
eg læt so tað bjarni koyra so hon petersen sum fær orðið gert tú væl
takk fyri harra formaður vit vit viðgera enn eitt uppskot frá landsstýrismanninum í uttanrísko mentamálum jenis a rana eitt uppskot sum upá nógvar mátar líkist tí í uppskotinum sum vit akkurhava viðgjørt her á tingi í dag um um eftirskúlar í mun til nakrar ásetingar í broytingunum øh men so við nøkrum tingum afturat sum viðvíkja frískúlarnar í føroyum sjálvandi viðgerðin í dag hevur borið eitt sindur bráð av at at tað er ein spurningur um kontra fólkaskúla og lat meg siga beinanvegin ati at eg persónliga ug flokkurin framsókn er øgiliga góður við fólkaskúlan ein universalur skúli fyri allar føroyingar sum skal vera við til at geva okkara børn ungu alment danilsu og eg eri onkursvegna viðvirkandi til at skapa upplýstar demokratiskar og ein kaskeraðar borgarar í hesum landinum so e eri góður fólkaskúlan og eg vóni eisini at vit kunnu í tí fylgibólkinum sum jústu stovnar gera ein uppaftur betri fólkaskúla her í landinum øh tá ið tað er sagt so eri eisini eini sterkur tilhangari av tí fría valinum eg haldi at mann sum foreldur skal hava møguleikan til at leita sær leita sær onnur tilboð visti tað er tað mann ynskir tað kunnu vera nógvar ymiskar orsøkir til tað og tað ætli eg mær ikki at brúka so nógva tíð at spekulera upp á tí tað er so ótrúliga ymiskt men tað hevur nakað við góðsku at gera ta hevur nakað við virðir at gera tað hevur nakað við praktikalitet og so framvegis og eg haldi at tað er gott og týdningarmikið at vit hava nøkur frískúlatilboð sum fjøltátta tey tilboðini sum vit hava her í landinum fyri okkara børn sjálvandi verður tað altíð sett eitt sindur upp ímóti hvørjum øðrum og tað haldi eg sjálvandi er harmiligt øh í hesum førinum so som leggur uppskoti upp til eins og við lógina um eftirskúlar at mann at mann broytir freistina fyri ær næmingatalið skal verða inni og tað er sum so í lagi tað sum eg beið merki í beinanvegin var tað at eg haldi markið fyri eftirskúlar var sekstan næmingar og fyri frískúlar er tað tólv hví tað er ein munur á fýra næmingar tað tað veit eg ikki ordiliga og kanska ein spurning til landstýrismannin hví hví tað er so altso hví er treytirnar linari fyri frískúlar enn eftirskúlar tá tað kemur til næmingatalið sum sum skal alverast inn øhog tað hevur líka sum uppskotið við eyturskúlanum so hevur aðhetta her við útrokningargrundarlagnum sum byggur á fimm teir størstu kommunurnar s tað er sum so í lagi øh hinar ásetingarnar tað er hetta her við at mann at kommunurnar skulu stuðla stuðla leiðukostnaðin hjá frískúlanum tað tað veit ikki um um tað er eitt so ræðuliga gott hugskot sjálvandi skilji e at tað kann gott vera torført at fáa ein skúla upp á beinini serliga tá ið mann skal taka hædd fyri lønarútreiðslur og og og høvuðsútreiðslur eru nokk ein av teimum tyngru postunum í einu sovorðnum skúla men at kommunurnar skulu inn at fíggja tað fyri tað fyrsta sum kommunufelagið eisini vísir á so er man við til at rinda leiðukostinað sum er at niðurrinda privata ogn í nógvum førum og eg loyvi mær ivast í um tað er hendsingsmessit í mun til hvussu vit forvalta skattaborgaranspening hitt er tað at tú áleggur í hesum førinum við hesum uppskotinum kommunurnar nakrar skyldir sum sum fyri tað fyrsta kunnu raka ymiskt tí kommunurnar eru sera ymiskar men túð eisini nakað við at mann her á tingi onkursvegna áleggur kommununum skyldir til at bera nakrar útreiðslur sum ikki natúrliga eigur at vera o tað haldi eg e er er vert at at tosa um serliga sæð ljósina av at vissi mann vil gjarna hava nøkur frískúlatilboð so so góður sum eg eri við frískúlarnar og frælsi til at velja alternativur so haldi eg eisini at mann má bera tann kostnaðin sum kemur av at at mann vil velja nakað annað enn tann universala fólkaskúlan sum vit øll rinda inn til ø og sæð í tí ljósunum so so veit eg ikki ordiliga hvar markið liggur fyri hvussu nógv tað almenna skal inn at stuðla frískúlar fíggjarliga eg viðurkenni blankt at tað allarhelst er tørvur á ein ein ávísan stuðul tá tú møguliga ikki borir seg uttan at fingið stuðul frá tí almenna men eg haldi at mann skal ansa sær eitt sindur eftir við at vera forsenerøsur tá tað kemur til at fíggja nøkur alternativur sum liggja uttanfyri tann universiala fólkaskúlan sum er grundarlagi fyri hvat hvat vit betala skatt inn til h og hvat tilboð sum kemur frá tí almenalmenna til okkum á á skúlaøkinum tað haldi eg hongur nokk so nógv saman visti mann vil hava eitt alternativ so haldi eg at mann skal kunna rinda kostnaðin sum stendur av tí men har koma vit sjálvandi til hina avbjóðingina og tað er tað at frískúlar skulu ikki bara vera fyri tey sum hava stórt fíggjarligt rásarúm líkasum við privatu hospitalum og so framvegis so so kann tað hava nakrar neiligar avleiðingar við sær tí má tað jú eisini vera vera møguligt hjá teimum sum ikki hava líka nógv fíggjarliga rudda við at tey eisini hava møguleika til at velja frískúlan til um tað er tað tey ynskja so ja ein ávísur stuðul skal til h men um mann skal brúka pengarnar upp á at stuðla leiðukostnað tað loyvi eg r mær a ivast í er eitt so so gott hugskot øh hin parturin er at mann fer inn ati at áleggja kommunurnar um at skipa so fyri at atferðingin hjá næmingunum verður goldin av kommununum har skal e ikki kunna siga hvat er rætt og og hvat er skeivt har má har má eg kanska fara eitt s gera eit sindur meira fyrireikingar ella lesa eitt sindur betri uppá hvat er galdandi bæði fyri fólkaskúlan frískúlar og kommunurnar so framvegis men sum útgangsstøði haldi eg tað má vera í lagi at mann at mann ger tað

fyri at taka samanum so haldi eg at vit hava ein góðan fólkaskúla og vit hava ein fólkaskúla sum vit eru góð við og sum vit broytt taka undir við og vit hava ein fólkaskúla sum hóast hann er góður dag kann blíva uppaftur betur og tí er tað gott at landsstýrismaðurin hevur sett ein arbeiðsbólk í verk til ati fara at tosa um hvussu marganýskipa fólkaskúlan men eg haldi eisini at frískúlatilboðini er nakað sum sum gagnar

har má eg eisini leggja afturat at vissi mann frávelur tað tilboðið sum tað almenna leggur fyri og velur eitt alternativ so má mann fara inn at diskutera hvat er ein hvat er eitt rættvíst býti í mun til um pengarnir skulu fylgja við tá ð tú tekur eina slíka avgerð ella um tað er nakað øhsum tú sum foreldur sjálvur má rinda fyri tað er ein nokk so prinsipiell diskussión tað var í stuttum tað sum eg hevði at siga til hetta
lóðurpskotið takk fyri harra formaður ja takk
gudag viðmerkingar biljussinussen gjørt so væl takk fyri harra formaður eg haldi at tað er allarhelst ein misskiljing tá ið mann heldur at fólk sum velja frískúla til síni børn frávelja eitt alment tilboð altso frískúlar eru eisini eitt alment tilboð teir virka eftir fólkaskúlalógini og teir virka sambært lóg og eftir ávísum treytum og tað almenna betalir ein stóran part av tí so at tað er ikki at frávelja eitt alment tilboð tí at frískúlatilboð eru eitt alment tilboð bara skipa øðrvísi hvar ið tað eru nøkur onnur enn landsins skúlaleiðsla sum leggur teir í teir undirvísingarkarmarnar og eg haldi tað er eygleiðis skilagott og gott fyri eitt land at hava at geva loyvi til fjølbroytni og til at kreativ fólk sum hava aðra hugsan um hvussu mann kann undirvísa at tey sleppa framat

sætakk fyriformaður taerast sum viljustinussen sigur at at ær tað virka undir tær yvirskipar karmarnar í fólkaskúlini og tað verður stuðlað eg seti bara spurnaratekin við hvussu nógv skal mann stuðla og eta her við at frískúlarnar eru til at við til at fjøltátta tilboðini lata nakrar kreativar sálir koma við alternativun til hvussu man kann gera tingini tað bjóði eg vælkomið men ein vansi eisini er at mann í fólkaskúlanum hevur kanska eitt størri fjølbroytni í mun til hvørjir næmingar eru á skúlanum har sum eg ikki við vissu kann siga tað sami er galdandi fyri frískúlar altso tað at í frískúlunum verður tað eganguliga foreinstáttað so tað er fjølbroytt í mun til at tað eru munur millum fólkaskúlan og frískúlan men tað er ikki fjølbroytt í mun til at frískúlin møguliga ikki er so fjáldað ter sum mann kundi hugsa sær líka sum fólkaskúliner men nú snakki um nøkur ting sum eg ikki havi fult og heilt innlit í so tað kann gott vera te
bíðaði skeivur tí viðvíkjandi takk fyri
ja hetta við at áleggja kommunum at landið áleggur kommunum eyka kostnað uttan sum so at at hugsa um hvat ið avleiðingartakarnir hava eg kundi hugsað mær hórt hvat ið bjarni kárasson hevur at siga um tað tí tað kann jú júst henda lógin ella hetta lógaruppskotið sum nú er fyri tað kann føra til stórar eykakostnaðir fyri kommunur og tað ger tað eisini tað fer tað at gera altso meirkostnað og nakað heilt annað er at í mun til eini fólkaskúla bjarni koyrast hon var eisini inni á tí so hugsi eg at avbjóðingin má vera at skapa eitt fólkaskúlatilboð sum er so fjølbroytt og so sum rúmar øllum øllum landsins
at menna
jatakk bjarni kárasa petesen ger suvæl tak fyri harra formaður øh og takk til kristiann vinter poulsen fyri viðmerkingina s yvirskipað sæð so haldi eg at tað er ein óskikkur at mann her á løgtingið áleggur kommununum nakrar skyldir ella nakrar at tað bara nakrar útreiðslur sum har ið tey ikki neytúrliga hava havt tað neyðuga indræðilsi til at til at taka støðu og og kanska tað eru tað er á markamótum fyri hvar hvar ábyrgdin liggur og so framvegis og harafturat so eru kommunurnar øgiliga ymiskt fyri fíggjarliga og tað eru heldur ikki allar kommunur sum altso kommunufelagið nevnir til dømis ati at tað e skeivt at kommunurir sum ikki hava gjørt av av forskúlaskulu rinda stuðul til privat forskúlatilboð og tað eru uttanrikis og mentamálaráðið so tikið til eftirtektar men vissu tað ummæli tær viðmerkingarnar í ummælisskrivnum ikki komu so ar tær pluss at skulda gjørt tað tað er jú ikki rímiligt øhog sjálvandi er hetta her við fjølbroytni att tvíeggja svørð á tí eini síðuna kann tað blíva einstáttað um øll eru í fólkaskúlanum men tað kan eisini blíva einstáttað um frískúlatilboðini í sær sjálvum seta nakar nokk so strammar rammur fyri hvussu mann ger tingini á staðnum og tað kann konsentrera hvat fyri slag av børnum og ungum eru á tí staðnum og og blíva kanska ikki eksponeraði til ta fjølbroytna sum vit kundu ynskt
takk fyri harra formaður ja takk so er næstur at røða johannes joensen ger so væl
heilt stutt tá mn hevur fólkaskúlaná illa skúlaviðurskiftir á breddanum so so má mann taka hetta tíðina mann kann tí tað er so sjaldandi eri á á tyngsumrøðarpálli vit tosa um skúla eg hugsaði mær at her mann snakkað nóv um frælsi frælsi og fjølbroytni frælsið at skipa seg sítt egnu viðurskifti tað er gott at mann hevur frælsið vit hava frælsið ánógvum ymiskum økjnum tað skuldu eisini hava vit hava trúarfrælsi og talufrælsi og skúla mán kann siga skúlafrælsi kann mann siga at velja hvønn skúlavil sjálvur øhmen eg hugsi bara at felagsskapurin tað má ongantíð ganga ntíl í felagsskapinum felagsskapurin er jú tað týdningarmesta visti mann hugsar um at skula skapa og hjálpa okkvørjum øðrum til eitt at fáa gott lív og har haldi í skúlin er eitt eitt av grundarsteinunum í tí un i hugsa mær kanska at mann hevði meira hugsanir um at hava meir samstarv millum nú nú nú snakkar mann frískúla og fólkaskúla kontra hvørjum øðrum ta tað kann kanska verið meir eg tað mann hevði meira ein samansjóandi leiklutin millum teir báðu partarnar tí endamálið er ivir tað sama við fólkaskúlalógini at mann skal menna børnini til góðar samfelagsborgarar dannils nevndi onkur tað er ein stórur partur av t at drekka skúla í danilsi at danna menniskjur til at kunna virka í einum demokratiskum samfelag eg hugsi eisini nú komið har vesturi frá eg tað eru tvær bygdir sum eru sínar hvørja aðrar múððáður og vatnstórar um sandaður við og og kommunu eisini so vit eru tríggjar bygdir har men har hevur mann ein skúla og tey allarsflestu úr vatnsoyrum koma úr bróðrasamkomu eg hugsi vis tey høvdu ein skúla fyri seg og vit hava og vit høvdu havt ein skúla fyri okkum í miðvági so hevði mann ikki sæst serliga nógv vissi man kki heviheit samstarv á einlana máta so vanda er sjálvandi við at hava hvør hvør áhugabólkur hivur sín egna skúla er at tú ikki fært tað samstarvið tað samanhaldið tann samanhangsmegina í samfelagi tað verða vit og tit og vit verða kanska nakað nógv spjadd út og tað kann vandin kann vera í tí kann vera tað at vit missa sambandið við hvønn annan tí haldi eg at tí haldi at tað ertað er viktigt at vit t at mann hevureitt samstarv at mann hevur uppá eilannan máta eg veit ikki hhvussu hvussu hvussu mann skal siga tað øðrvísi men men eg haldi gott t mann hevur ein sterkan fólkaskúla g og ein sterkan frískúla tar nógvir frískúlar sum eru rættiliga dugnaligur til tað sum tey gera og hava góð úrslit og dugnaligur starvsfólk eg hugsai bara at at nevna hetta her at hvussu viktigur skúlin er í einum fólkaræðisum samfelag
tak fyri ja taik
greni viðmerking ta eri krikristiana vinter poulsen ger so væl ja takk fyri ja júst hatta við samanhangsmegini egsum skúlin eigur at vera og er trygd fyri haldi eg eri eri tað grundleggjandi í einum práti ella í einum orðaskifti um fólkaskúlan vit hoyra øgiliga ofta hetta at fólkaskúlin ikki rúmar børnum sum hava serliga tørvur av sum ikki trívast og sum onkursvegna ikki eru heilt so væl fyri jóhanes joensen hann hevur starvast á økinum alt sítt vaksna lív kundi hugsað mær at hoyrt hvat hann hevur a tankum um hvat skal til fyri at fólkaskúlin sjálvur gerst rúmligari júst fyri tey børnini sum kanska ikki finna hava so lætt við at finna tað rætta plássið
sum er í dag takk fyri
ja takk ger so væl janes jonsen jhatta var ein sstórur spurningur øhtað kundu vera nógvar ymiskar orkuskiftir hví man strívist skúlanum men men fyrsta av øllum so má mann hvussur hava starvsfólk nokkara starvsfólki og har haldi eg vit hava sett for lítið inn tað kann gott vera skilagott at skifta skúla onkuntíð og tað kann eisini vera skilagott at skifta kanska yvir onkra heilt aðrar skúlar tað kundi verið frískúla ella ein annan fólkaskúla men stuttat langa er tað at vit mugu seta inn meira í skúlanum og fáa fleiri hendur til kjarnuøkini vit snakka um um nógva onnur økir í vælferðarsamfelagnum men men skúlaøkiri verða ølavsjaldani nevnt men har mangla sanniliga eisini mann snakkar um normeringar har har mangla eisini
fleiri hendur takk fyri ja takk fyri nú fór hetta orðakiftið kanska eitt sindur út um tað sum mála snýr seg um henni so kemur jensarena landsliðsmaður at greiða kanstøða frá
emær frá málinum sjálvum ger so væl jinsn takk fyri

eg veit ikki eg eg má líka siga nøkur oðrum máta har altso tað er nakað sum sum kallast ats síggja trøll á ljósum degi altso man tosarun vitotit og sama hangsmegi og so víðari tí at mann ikki gangur saman skúla

børnini sum ganga í eysturskúlan ganga ikki saman við teimum sum eru í skúlanum á fløtum e teimum sum eru í hoyvíkarskúla

skilji ikki hvat tit tosa um tað má eg siga hetta eru børn sum síggjast og búgva kanska í sama grannalagi foreldrini hava bara gjørt av at velja at senda tey í ein frískúla tað er ikki melda tey út úr samfelagnum tað er ikki nokt at teimum at fari og spæla hini børnini

náh nóg meit eg haldi at okur munnu hava ein hugburð sum eitur bæði og og ikki antin ella og mut sleppa burtur frá hasum har

tað var einaferð mann tosar um frælsi javnað brørarlag eg veit at landshjannarain fór burtur av tí men altso hetta her at fólk hava frælsi so møguleikar tað er so grundleggjandi og og hetta er nakað mann sær aðrastaðni eisini tað tað er vanligt sum jóanes joensen nevnir so er tað hvat var tað seks hundrað túsund næmingar ella nei tað var yvir túsund túsund tveyogfýrs fólkaskúlar og fimm hundrað og áttaoghálvtrýss trýskúlar ír danmark tað har ræðast tey ikki ha tað ganga fimm hundrað og fjøruti túsund næmingar og fólkaskúlan danmark altso fyrsta til níggjunda flokk og hundrað og einogtjúgu túsund og frískúlar tey ræðast ikki frískúlar í danmark hví í verðini skulu okur ræðast frískúlar og visti mann hyggur eftir hvat tað kostar nú havi tølini frá danmark men eg haldi eg fari o biðja onkran vita um tey ikki kunnu finna tey føroysku tølini tað hevr verið so kostar ein fólkaskúlanæmingur úl danmark knappar hálvfjerðs túsund meðan ein frískúlanæmingur kostar gott hálvtrýss túsund so tað er ein veldig sparing í tí hesi fólkini tey ofra seg virkuliga fyri sína ja tað sum ay trúgva er rætt og tað eigur mann at taka hattin av hesum mann gongur við hatti fyri teimum tí tað eru tey sum føra samfelagið víðari sum torir at hava sína egnu meining

at tað er kommunur sum koma illa fyri av tí av fólk senda børn síni í í frískúla og tey senda fríviljani ogy sjálv taka sær av kostnaðinum jamen tey gjalda eisini í gásein frívilja skatt í tí kommunu sum tey búgva í tey gjalda millum annað til at halda skúlan í tí kommununi viðlíka til at byggja skúlar men tað at tey senda síni børn í ein annan skúla ein skúla sum tey føla seg tryggari við tað gera tann kommunan sum tey annars vildu sent børnini í hon hevur eitt frælsi til at brúka ein part av sínum krónum sum hesi foreldrini betala inn til nakað annað tað veru minni minni tørvur á skúlum kanska minni skúlar kanska kundi tey minkað um brúka ein part av skúlanum til okkurt annað tað tað tað mátti verið málið hjá okum tað er hvussur málið hjá mær og tí flokkinum sum eg hoyri til at geva fólki frælsi tað má vera tað

viðvíkjandi skúlanum tí føroyska skúlan ja ein spurdi um hví hví eru tað hví er kravið tólv fyri at kunna stovna ein fnei ein frískúla og sekstan tá tað kemur til ein eftirskúla og eg má siga at hatta har veit eg ikki at svara men eg skal finna út av tí okur kunna hava tað við tá komu nevndina hetta eru lógir sum eru frá tvey túsund og og tvey túsund og tvey ávika vist men tað skuldi ikki vera nakrar trupulleikar funnið útav hví man gjørt handan munin tað er nógv onkrar orsøk sum sum eg ikki forstandi meni annars vil siga tað verur tosað nógv um fólkaskúlan tað er nú ikki fólkaskúlan okur tosað um í dag men hetta kann men kanska konsekvensur sum tað kann fáa fyri fólkaskúlan og eg dugi ikki at síggja hvat e fyri ringar konsekvensur tað kann fáa og sum eg vísi á so síggja tey heldur ikki tað í í til dømis danmark og nógvum øðrum londum meni fólkaskúlan eru okur øll góð við ja tað er eingin sum ikki góður fólkaskúlan tað er eingin sum ikki vil fólkaskúlan væl tað er eingin sum ikki stuðlar fólkaskúlan men her snýta seg um at geva nøkrum foreldrum sum halda nakað annað frælsi og tað mátti okra demokratiska tjóð og okra demokratiska løgin tikið undir við hetta snýr seg um at javnseta geva teimum somu møguleikar tey betala skatt akkur át sum øll onnur tey hava bara nakrar aðrar hugsanir á hesum økinum fólkaskúlan erkur góð við fólkaskúlan tak okur okum av biljustinussen hevði eina viðmerking um hvussu stóran part av fíggjarlógini okur guldi til fólkaskúlan tí at okur virðismeta fólkaskúlan og eg sigi tað sama at t at visti mann hyggur eftir hvat ið ið henda samgongan hevur gjørt á skúlaøkinum so eri okur farin djúpt inn og gjørt nakrar broytingar eg kann taka okkurt dømi til dømis ktheildarætlanina har tók løgtingið eg minnist ikki men eg ivist ikki í atað verða i samt løgting sum setti fjøruti milliónir av fyri at dagføra okum á tí eitt fantastiskt eitt odnartak eg trúði te ikki tá ið tá ið tað bleiv gjørt at tað var fór at vera so stórur uppkingur og at tað fór at eydnast at at at fáa so nógvan pening til hetta arbeiðið sum í løtuni koyrir í í í í nógvari ferð og tað koyrir gott og skjótt og kemur at lyfta fólkaskúlan upp á tí økinum kemur at hava ómetaligan týdning og í staðin fyri at fara inn og og og gera smáar broytingar sløkkja smáar eldar so gjørdu okur av aftan áat hava kannað tað at seta ein bólk sum fór til verka í minnus novembur til at broyta fólkaskúlalógina til grundleggjandi at gjøgnumganga alt alla fólkaskúlalógina fyri fjúrtan døgum síðani var varð tann politskifólkanei fylgibólkurin saman við hesum her bólkinum og tað var hugaligt tey sótu ein heilan mánaðdag fyrrapartin tríggjar tímar og arbeiddi við ati at gera broytingar í fólkaskúlalógini sum kanska vit sjúkur er heppin koma verða liðug nú til til til komandi skúlaár men eg segði segði tað við tey at at brúkið ta tí tykur hava til tað viktiasta tað er tað at mann fær gjørt nakar grundleggjandi broytingar staðin fyri at gera smávegis broytingar og frá fyrsta dagi av tá ið koma sum landsstýrismaður so havi eg ført fram og gjørt møguleikar fyri at trivnaðurin verður øktirskúlan eg haldi ikki tað ein einasti røða eg havi hildið og og heittálærarar og og heitt á leiðslur um at seta trivnaðin høgt tí tí hjá summum børnum kanska nógvum børnum er skúlin tað staðið sum kanska tað tryggasta staðið sum sum tey hava og hann skal vera tað og tað er hann ikki kanningar vísa tað at tað eru nógv børn sum ikki hava tað gott í skúlanum og tað eru mítt mál at tað skal batna fyri hvørt ár okur sita við við valdi tað havi eg givið boð um og tað eru átøk sett í verk til tað so tí tað skal vera staðið har øll hava tað gott ikki bara at læra men eisini hava tað
trygt og gott takk fyri
taksoteg við verkinkgari tí er eg je hoyras joensen gjer so væl takk faria formaður ja eg havi nokk ikki stov nóg væl at orða meg tí meiningin a faktiskt stað at at mann skuldi samstórva eir mildinkanska frísúla og fólkaskúlar tað hel siga at mann mann kanska hevði mæir ill ít í viðskjiftið hjá hvørjum øðrum tað fanst tað sum eg meinti við tað vil nokk ikki orða meg nóg raftur takk fyri

takk fyri hasa viðmerkingina eg eg hefti meg nettugt við hatta har at hatta var øgiliga øgiliga gott sagt og og eg hugsaði beinan vegin man tað vera nakað samstarv tí tí tann góði fólkaskúlin og tann góði frískúlin tað kann blíva ein góð synogieffekt visti tey
samstarva
ja takk fyri harra formaður eg havi alt gott at bera frískúlin tað var tað triðja punktið sum eg staðveikt haldi uppá nú er nógv frískúlan niðri sigur landsstýrismaðurin men tað hevur fríggjað upp á heilt annað máta frískúlarnir verða staturin statin privati grundsku tilskut komin frá statin so teir teirra fíggjaðir øðrvísi tað sum eg meini er tað at ein vist man vil inn á tann størri planin og siga at vit vilja vit vilja líka sum politiskt hugsa hvat hvussu prinsippi skal mann gjalda fyri skúlar inni hjá hvørðum øðrum tá ið tú girna tó og tí vil gjarna kanska vit síggja nevndini hvat meina mann við tá mann sigur leigu meinar mann tað tú hevur gjørt við einum bygning být út á næmingar eg vil gjarna hava tað greitt eitt sindur frá í nevndini at fáa hvat hvat liggur aftan fyri tað tí er ein eyka útróðrast har sum tú akkur havi gjørt ein annan skúrøða at tú skal gjalda í ein íløgu í ein øðrum skúrum skúla tíð næmingar
ganga í frí
ja takk sorda jensarana ger so væl eg haldi at tað mest grundleggjandi edva jacobsen formannunsins loyvi tað er at geva fólki frælsi okur hava eitt eitt hugtak sum okur ofta hava brúkt tað er tað er at pengarnir skulu fylgja barninum og tað er eitt fantastiskt hugtak og hon burdi eisini brúkt ta har hesi fólkini sum ynskja at børnini skula sleppa at ganga í ein frískúla jamen tey gjalda skatt ein partur av ter teirri skatti er oyraðmerktur til at børnini skulu kunna ganga í skúla og skulu geva teimum tar frælsi til at velja hvønn skúla tær skulu gang
ja takk so er hetta málið avgreidd frá fyrstu viðgerð og verður sent í mentanarnevndina ja næsta málið á skrá tað er løgsmál nummar hundrað og fimmogtjúgu tjúgu einogtjúgu tað er uppskot til samtyktar um regluverk og tað er formaðurin biður um at fáa framsíðu fólk tað er fyri fylgjum fyri framsókn helgi ábragdsevn fyri sambandslíkjum báðir eina ligvið fyri tjóðveldi og biljið júst innistendur fyri miðflokkin so fylgja okur mikkelsen og
ruttvang og bjarni kárasom petersen vegna framsókn hava lagt uppskotið fram uppskot til samtyktar um fíggjarpolitiskt regluverk hetta uppskotið ljóðar soleiðis løgtingið hoytra á landsstýrið um at fyrireika og leggja fyri løgtingið lógaruppskot um fíggjarpolitiskt regluverk hetta uppskotið hevur framsókn havt frammi fyrr og eg má siga grundleggjandi so eri eg faktiskt púra samdur við framsókn í atvit eiga at gera avtalur tá ð tað kemur til tann fíggjarliga búskaparliga parturin av politisku verðini vit liva í har ið faktiskt allir flokkar á løgtingið samdust um hvussu vit fara fram har mann ger nakrar avtalur at fara út í eitt politiskt eitt fíggjarpolitiskt regluverk sum verður alt alt ov detalierað sum mann kanska fær fatan av tað sum upp undir er kanska at fara for langt at byrja við

tað sum eg fór fram fyri nøkrum vikum síðani her í eitt orðaskifti at mann byrjaði við at samgonga og andstøða sett seg saman hyggja eftir hvørji viðurskifti kundu vit byrjað við at tingast um og persónliga haldi eg at tað fyrsta punktið mann átti í øllum førum at arbeiðt fram ímóti at fingið eina avtalu millum bæði millum allar flokkar á tingi tað er útreiðslu síðan av einari løgtingslóg hvussu kundu vit samst um hvussu stóran útreiðsluvøkstri vit skuldu havt vit kundu sjálvandi farið víðari og tikið onnur viðurskifti eisini inntøkurnar eru sjálvandi ikki altíð so øgiliga nemmar at avgera tí tað veldst um hvussu tað gongur í samfelagnum og so víðari men tað kundi verið kanska avtalur sum mann gjørdi um sum vit hava longu gjørt avgjøld og onnur ting har ið ið sum var eisini til viðgerðar og so kundi sjálvandi eisini nógv onnur aspektir verir sum mann samraðst um vissu vit fara inn og samtykki hetta uppskotið um hann tekur og fer allan vegin so so loyvi eg mær ivas sindur í um vit koma á mál tí trúgvi eg meira upp á tann loysnin at ein fíggjarmálaráðharri og tað skal vera mín áheitan á una rasmussen um at longu nú at taka stig til at kanna møguleikan fyri at umboð fyri andstøðu og samgongu og eisini allar partar sum vit hella okkum til tá ið vit viðgera búskaparligar spurningar landsbanka og búskaparráð og vinnuhúsi og aðrar serfrøðingar á økinum hvussu kundu vit arbeitt okkum fram ímóti einari loysn einari semju sum gjørdu tað at at vit løgdu nøkur bónd á okkum hyggja vit eftir tað sum nú stendur fyri framman tað er at vit skulu leggja nakrar politiskar karmar fyri komandi ár

eru vit ikki rfleiri ferðinar dumpaði tá tað kemur til at gera avtalur vit samtykkja at nakrar karmar her tað kann vera kanska endá eitt sant løgting men tá tað so kemur til at leggja fíggjarlógina so eru ymisk ting farin fram sum ger tað at mann faktiskt ikki heldur seg akkurát til tað sum mann er avtala og tí má eg siga at er kanska forambitiøst uppskot sum framsókn kemur við mær dámar tað væl men eg fari fari mæla til at vit taka tað í smærri bitum og at vit byrja beinanvegin tí at vit vita øll tað at vit standa í tí vit hava havt nakrar fantastiskar tíðir nú hesi seinnu árini ongantíð havt so stórar inntøkur sum vit hava nú men útreiðslurnar eru farnar spolandi aftaná bæði í undanfarnu samgongu og í hesari samgonguni og vit hava ikki nakað yvirskot av rósaokkum av og og tað er ikki í ordan at hava so góðar tíðir og vit ikki hava sett pengar til síðis so tað er hvussur mítt tilmæl í í hesum her málunum at vit byrja kanska eitt sindur róligari og hyggja eftir og og vóni at at andstøðan er væl viljað til at siga ókey lat okkum byrja eivt stað lat okkum taka tey tingini sum vit kunnu semjast um og at lat okkum gera avtaluna í nøkur ár fram sum ger tað at tað gongur yvir meir enn eitt valskeið

ja taksor ta viðmerking tað er ruttvang ger so væltakk fyri harra formaður og og vit fara at takka jakop mikkalsen fyri eina jaliga røðu og nú vísir jakum mikkalsen á at tað kann blíva forinnviklað og tað er als ikki tankin við hesum uppskotinum og nakrar av teimum háttunum mann kann brúka er ikki natúrliga tann rætti til føroysk viðurskiftir sum vit hava nevnt í her tað er nemiliga ætlanin at vit skulu velja eitt modell sum er vælegnað og einfalt
føroysk viðurskiftir takk fyri
ja takk gerso væl jagun ikelsen ja tað er so eru vit hvussu hernærkaðist nakað vðtað er tað sum framsókn í veruleikanum ynskir og tað er at at gera tað einkult og einfalt og kanska ikki byrja á alt for ambitiósini boði at fara at gera eitt fíggjarpolitikt regluverk sum mann hevur í øðrum londum sum kanska fevnir um øra nógv ting og sum so hygur eftir úrslitunum so eru nógv av teimum tingu teimum londunum sum hava hesar avtalurnaá ípolitisku regluverki sum faktiskt kanska er í fjórðu deild tá tað kemur til at hava klárað seg væl og og tí er tað ikki eitt eitt eitt eittprógv um at tað so bara fer at ganga so væl sum hann hevur hetta her men eg trúgvi upp á at vit eisini kundu visu vit kláraðu at millum samgongu andstøðu at upparbeiða eina mentan har vit gera nakrar avtalur um tey týdningarmiklu tingini tá tað kemur til fíggjapollik so høvdu vit vunnið
langt framáhei takk fyri ja takk so er næsturðin at røða akstrar williamson johannesen
ja takk fyri harra formaður til viðgerðar er eitt uppskot frá framsókn eitt uppskot til samtyktar sum er soljóðandi løgtingið heitir á landsstýrið um at fyrireika og leggja frá løgtingið lógaruppskot um fíggjarpolitiskt regluverk onkrastaðnis verður tað kallað fyri verðr tað kallað fyri eina pskettlóg ogframsókn hevur havt hetta málið fyri meira enn eina ferð eg haldi fyrstu ferð varð tá pául nikkasen var løgtingslimur fyri framsókn aftur í tvey túsund og tólv trettan har á leið tá falla uppskotið við tí grundgeving ati at mann e akkan at fingið eina játtanarskipan sum ikki var at heilt implimenterað í politisku skipanina og tað átti mannat gera fyrst áðrenn mann fór víðari og so hevði framsókn aftur hetta uppskotið fyri í løgtinginum í seinastu tingsetu haldi eg næst seinasta og ta fælli tað aftur øh uppskotið tí at mann helt mann hevði góðari skipanarmórur góðari nokk í stóran mun var kunngevingin hjá samgonguumboðunum men javnaðarflokkurin hevur báðar ferðirnar framsøgni hevr havt hetta uppskotið atkvøtt fyri og vit fara aftur at atkvøða fyri hesum uppskotinum og orsøkin til tann er at vit halda að tað er avgerandi neyðugt mann skuldi trúð at politiska skipanin lærdu av av mistøkum men søgan vísir tíverri at tað gera vit ikki í føroyum í hvussuher vit hava fyrr havt góðar tíðir í føroyum og tá hava vit øll hildið at tað sendir væl til og mann koyrir bara avstað mann brúkar nógvar pengar og mann gevr kanska eisini lættar á inntøkusíðuni og vit fáa eini rættiliga heitan búskap kanska ein yvirupphitaðan búskap og so kemur eitt skrall har vit so standa og eiga ongar pengar á systurpotnuni kystupotnunum kanska heldur vit at hava eina skuld og so fær mann at atsiga ókey vit mugu gera okkurt vit mugu minka um útreiðslurnar hjá tí almenna og vit mugu kanska hækka um skattin samstundis sum tað er altso kreppa í samfelagnum stórt arbeiðsloysi og fólk flyta á landinum som ger mær kreppuna verri

sínum uppskoti í viðmerkingunum at inntøkurnar sveiggja viðkonjukturunum og tá er vandi tá ið konkturan er góður at og inntøkurnar tá eisini eru góðar om mann brúkar allar pengarnar einki leggur til síðis tí vit vita væl at tað kemur fyrr ella seinni vit vóna sjálvandi altíð seinni lagkonjukturur so minka inntøkurnar og sum man ikki hevurlagt pengar síðas í góðu tíðum so er vandu fyri at mann hevur stór undirskot tá ið tíðirnar vera verri sum so ella so skulu betalast aftur tvørturímóti eiga vit hava eini eini eini fíggjarog búskaparpoltikksum gongur ímóti konjukturinum í góðu tíðum skulu vit royna at halda aftur ikki seta tað ikki bara brenni á báli sum hann sigur í løtuni haldi eg mann kann siga at vit hava eina yvirupphitaðan búskap eg skal ikki geva samgonguskyldina fyri tí men men tað er ein staðfesting tá ið vit einki arbeiðsloysi at hava og vit hoyra um barnagarðar sum ikki fáa mannað størvini vit hoyranina fyri eldratað fóra iki ann vit síggja matstovur og annað sum ikki hava opið hvønn dag í vikuna vila ikk fáa okk a starvsfólkið vit síggja kanska almannaverkið eisini avbjóðingar at fáa nøkta tørvin á starvsfólkum so hava vit ein búskap sum er for heitur tað er simptana for nógv virksemi til hvat vit hvat arbeiðsfjøldin klárar at svølgigja pa t segatapá tann mátan og tá eiga vit t halda aftur og leggja pengar til síðus og tað sum eg vanlivís gera í føroyum tað er at vit vit halda ikki aftur góði tíðin og so sum eg segði í janis o koma eftir ringu tíðirnar so sigu mann hó hó hó nú hava vit fimm hundrað og seks hundrað og sey hundrað milliónir í halli á fíggjarlógini nú mugu tat halda aftur og kanska hækka inntøkurnar taaka meira í skatti tá gera vit lákrojokturin enn lægrití táma kanska skal brúka eitt sindur av pengum so framvegis vissu vit hyggja eftir eftir íløguvirkseminum hjá bæði land og kommunum og tað sumliggur uttan fyri landið so hevur altso búskaparráðið landsbankin onnur ávara um tað leingi eisini undir undanfarna samgongu ati at samstundis sum vit kanska onga einki arbeiðsloys t hava í byggivinnuni so gera vit nokk av sum bleiv við at økja um um virksemið bráta vinnagongum kanska á odda men eisini politiski myndugleikin bæði kommunali og landsmyndugleikin soleiðis at tað verður dýrt at byggja bæði hjá vinnuni og ikki minst hjá húsarhaldinum tey ungu familjuni sum seta búgv tí prísurin fer upp tí tað fer nógv virksemi og so tá ið tað er lákononturur og arbeiðsloysi ímillum handverkarar ja so halda vit aftur eisini í staðin fyri kanska at stimbra búskapin tá og skapa arbeiðið til handverkararnar

ella um ti komkommunur ella um tað er landspolitikkur so eiga vit at hava eitt regluverk sum vit eru samd um at góðu tíðum ansa vitr eftir hvatva hvart útvarptur skul vera sjálvandi eisini ringu tíðin men kanska heldur at stimbra búskapin í ringum tíðim og halda aftur í góðum tíðm øh nú sigur nú sigur framsóknívis uppskotinum her at frá árunum frá tvey túsund og átta til tvey túsund og tjúgu hava vit bara áðrenn tvey sekstan seytjan átjan og nítjan havt yvirskot og hini undirskot sjálvt um tað eisini verið góðar tíðir fleiri av hinum árinum tað er sjálvandi ikki gott nokk og tað verður sagt fyr ikki at gera tað politisk kompinserað so tað bara vera galdandi fyri land o ikki fyri kommunur og eg veit tað væl at tað sum eg sigi nú er ópopulert hjá kommununum men eg haldi t tað skal vera galdan fyri land og kommunur tí kommununr er ov so stórur partur av av av búskapinum at landið hevur ein búskaparpolitikk og kommuna føra ein tan mótsatta búskaparpoltikkin búskaparpolitikkin so gev tað lítla meining og har skulu vit pá ongan máta leggjaokkum inn í hvussu kommununar raðfesta hvat tiy brúva pengar til hvat skattaprosenti er soonvegis men eitt ell annað við um mann sigur tað at raksturin hjá landinum kann økjast í mesta lagi við trimum prosentum árliga so er tað saman galdandi fyrikommunurnar hvussu kommunurnar so raðfesta ina fyri tað økið teimum kommunurnar um men hetta verður frammi fyrr eg haldi eisini eg sjálvur havi sagt at eg eri verið positivur um heta her í samband við búskaparráðið hevur meldað tað út fyri nøgnum árim síðani tað koma ein ávísur kritikkur frá kommununum og eitt ein atfinning frá ommununum tað er tá tað er góðar tíðir so kunnu kommunurnar eftir kommunulógini ikkihava yvirskot tær suldu iki taka meira inn enn tað sum tær skuldi brúka stendur í kommunulóginum har mugu kommunurnar sjálvandi vistu tær skulu eisini vera við til at halda samfelagsskjólini malandi ella gangandi ella malandi nokk tað rætta orðið í lágkonjuturði so mugu ter hava eitt ávíst yvirskot í góðu tíðum so tað okkur standa ímóti við tái tíðirnar ringar so tann heimild skuldi eisini verið verði broytt sjálvandi sulu kommunurnar yvir eitt tíggju ára skeið ikki taka meira inn frá borgaranum endar hav brúk fyri men um tær hava eit lítið sindur í avlop í góðum tíðum sum teir hava til at standa ímóti við tá tíðirnar ringar tað haldi eg er skilagott tí vit hava sæð áður at kommunurnar hava skorið ógvusliga millum annað fíggjakreppuni bæði íløgurnar og raksturin og hækkað skattin tá gert tú altso keppuna verri so fyri land og kommunur uttan man pá á nakaðso máta ferá inn og sigur hvussu kommunurnar raðfesta innan fyri innan fyrihesar karmarnar men land landiðo komunar skulu hava somul karmar tað haldi eg er skilagott so javnaðarflokkuin ferat gera tar góða viðgerð á fíggjarnevndini og fara sannlíkt um ikkikal siga stórari vissu ta heilt sigkur
vit fara at atkvøða fyri hesum málinu takk fyri frú forkvina
takk elsbett mersetis gunlesdóttir ein viðmerking ger sovælja takk fyri harra formaður eg ætlaði bara hava eina lítla viðmerking og tað var í sambandi við at ta røðarin sigur hetta her við at mann manglar arbeiðsfólk bæði innanfyri almannaverkið og kommununa eldra øki ella hvat tað skal vera og og so er men eg haldi ikki at mann kann bara siga at tað er tekn upp á tað at vit vit hava góðar vit hava frella vit hava góðar tíðir og so seta vit for nógv í verk vit skulu hava tað í huganum at samfelagið er øgiliga nógv broytt tað er brúk fyri so øgiliga nógvum fólkum vit gliva longri og eisini tey sum bleva sjúk og blíva rættiliga sjúk at tey fáa hjálp nógva hjálp soleiðisnar at tey yvirliva og aftaná at tey komin út rer hospitalunum so skuld tey hava hjálp og tá kemur tú koma tey inn innan fyri almannaverkið ogtað ber ikki til at so stendur men har siga veitst hvat vit hav einki at bjóða tykkum sjálvandi má mann tað og sum tað er í løtuni so manglar til dømis heim til fólk við seinheilarskaða tað verður so klárt komandi ár januar longu heldugvíst men tað

kksel johannesen ger suvæja ja eg eri samdur við við við elspet petes gunnesdóttur at tað e tað er tað ikki ei ein orsøk tilhvat støðuna heitur í ein orsaka er sum lspemcetres er inni á at vit hava eina broytta aldursaldurssamanseting vil hava nýggjar viðgerðarhættir og so framvegis sum ger tað at tørvurin á starvsfólkum innan fyri umsorganarøki og kalla tað er vaksandi og kemur at vaksa næstu tíðina at vit mangla altso arbeiðskraft í øllum samfelagnum altso ferðavinnan manglar rbeiðskraft byggivinnan manglar arbeiðskraft favinnan manglar arbeiðskraft og síggja eisini heimaflotan hevu trupult við ega at fáa manning ella hvussu stórur partur av heimaflotanum so tað er ein kenerellur trupulleiki í samfelagnum øhsjálvandi kunnu vit royna soso ógv við kunna at loysa tað her og nú við at fáa nakað av útlendskar arbeiðsmegin meni men kanska er taú e skilagott sagt ókey staðin fyri at fáa útlendskar arbeiðsmegi inn at byggja ein skúla ella at byggja eitt annað hat taka s gott tat bygda um nøkur ár so føroysk arbeiðsmegi tá hon er arbeiðsleys
havi eg kuna a bygdan tað er kanska v skilagogt
takk síðani er tað rutt vang gjørt væl takk fyri eg fari at takka akselera johannesen fyri eina góða og jaliga røðu og sum postiva undirtøku av uppskotinum og eg má siga eg eri púra samd at eg haldi fíggjarligu amboðini hjá kommunum eru púra galið og og tey virka nærmast øvugt at tað forjar ein ein faktiskt óskinsaman og ikki ábyrgdarfullan fíggjarpolitikk so tað eiga vit at hyggja upp á óðanse
takk fyri
k aksel johannesen ger suvælja eg minnist úegska ikki nevna nakað navn tí tað var kanska galdanar fyri nógvar kommunur men egminnist eina kommununi sum hevði havt óalmindiliga góðar tíðir um tíggju ár altso fram til fíggjakreppuna inntøkurnar vuks hvørt ár raksturin vaksi í fullurin o íløgurnar vksu í fullrin og mann lækkaði skattin sum konan á fíggjakreppuna tvey túsund g átta og níggju hó tú hevðma stóru stór undirskot og man ikki lpp pengar u hn ikkilapp pengar til síðus skar mann í rakstrinu nógv mann steðgaði næstan øllum íløguvirksemi og hækkaði skattin ttí er tá mannskal halda hondina undir búskapinum men tað kann mann bara gera um man hevui havt møguleika t at leggja pengar til síðus
taðið tíðirnar vera góðar síðan er tað krist
gjørdi væl ja aksel vóru johannesen hann var inni á hesum við tí starvsfólkatrotinum sum er um alt landið ella á øllum økjum og um alt landið og vit vita jú at á eldraøkinum og á dagstovnum har eru har eru foreldur og børn í ja á dagstovnarøkinum eru foreldur og børn í svarrari neyt tí tí at tær eru ikki fólk til at arbeiða og taka sær av børnunum men hvat heldur akseli vahannesen at at ábyrgdarhævarnir av myndugleikararnir at landsstýrin ger við hetta hendan her ovurstóra trupulleikan sum er altso sær akseliahansen nakran sum helst innsats frá landsins myndugleikum til at loysa hendan svára og stóra trupulleikan sum raka
so nógv fólk sum meint takk fyri
dagsvega hondesen gjørt væl ja takk fyri altso tað einasta sum eg havi síggjað sum hann beinasi gjørt tað er eina fast traðk skipanin tá ið útlendingar kunnu koma lættari inn til føroyar at arbeiða men tað er kasta trupult hjá útlendingum sum ikki duga at føroyskt at arbeiða innan fyri einum sjúkrahúsi ella eldroykinum ella dagstovnøkinum har viðsjaktur av møguligtum tað er trupulleiki annars eru onnur uppskot sum millum annað javnaðarflokkunum havt um styttur á arbeiðsvikuna og hækka løn hjá teimum sum er arbeiðin fyri tey økini umsorganarøkini og at at rætta til arbeiðarfulla tíð tí seytjan hundrað føroyingar fyri nøkrum árum síðani sum arbeiða niðurseta tíð ímóti síni vilja tað fyrsti arbeiðingar fyri hesi økini sjálvan skulu tey hava rætt til at arbeiða fulla tíð men annars at stýra búskapinum soleiðis at at veita væl at aldursamans hetur ikki nóg annar ger tá tá koma mangla fólk har beint eisini framyvir men vit tað var eitt ávíst arbeiðsloysi ikki tí vit skulu tala fyri tí men trý prosent av arbeiðsloysum var tað nøkur fólk sum høvdu farið inn har at arbeiðt í dag men tey finnast ikki í samfelagnum í dag tí at vit hava ein
búskaprsum er er glóðheitur takk fyri
forkvina ja hetta er uppskotið hjá framsókn um fíggjarpolitisk regluverk vit hava seinastu árini ment regluverki um fíggjarpolitikkin á nøkrum økjum vit hava fingið játtanarkarmarnar ella játtanarlógina it vt fingið roknskaparkunngerðina g vit hava fingið kunngerðn um roksskaparverk hjá kommununum og so framvegis so tað eru nøkur ting gjørd fyri at styrkja eitta øki og sambært tilmælunum frá landspankanum í tvey túsund og tólv so eigur fíggjarpolitiskt regluverk at hava tvey høvuðsatrlit at taka tað fyrra er atlit til fíggjarpolitiskt haldføri og trúvirði sæð yvir eitt longri tíðarskeið og hitt er atlit til fíggjarpolitiska rásarúmi og møguleikarnar hjá fíggjarlpolitikkinum at standa ímóti stoytum og at tálma konjuktursveiggjuna eg bleiv løgtingsmaður á heysti í tvey túsund og átta tað var akkurát tá ið fíggjarkreppan raktir tá bleiv tá sleppu mann ofta í samgongu tað sluppur við tá oghví hví undanfarna samgonga legði frá sær t tað var sikkut nógvar meiningar um tað men men sosat var tað og hetta var líkasum ein tað bleiv ein stór avbjóðing á tí búskaparliga økinum og so royndi mann at stýra konjukturunum tað bleiv semja um at nú skuldu vit gera nakrar stórar íløgur almennar íløgur fyri líkasum halda ferð á hjólunum men tað gekk øgiliga seint at fóaseð á arbeiðini í gongd altso tað mann samtykti at gera ymiskt men tað skuldi bæði hendavið og handaðu og og tá ið tað enla hvøðum gongd tá varð líka sum kreppan liðugt og tað sum verri er tað gekk upp eftur seinni at fáa vent hesum undirskotinum aftur til avlop so fíggjarpolitisk stýring tað eg eri púra samdur við teoriuni um tað at mann skal halda aftur í við góðum tíðum og spita á á ringum tíðum men men men skiftini frá ringum tíðum til góðar tíð er øvurt tey ganga so knappliga at og vit vit vriagera so seint at at eg klára sl ekki altso t vit kunnu gott hava teoriurnar og royna men men vit koma for seint í gongd í íløgunum og og vit hava brúkað nógv or langa tímar at venda umskotið aftur til avlop og tað er ikki tí at tað manglar politisk tað vil eg undirstrika altso vissu vit meintu tað at nú skulu vit fáa undirskotið vekk so kundu vit bara spart eit sinur útreiðsluma elella skaffa nakrar nýggjar inntøku men tú fár ikki politiska undintøku fyri tí so politisku amboðini eru har men politiski viljin hann er tað er sum skoyrtar so ati so ateg veit ikki ja ja vvit vit skulu sjálvandi vit skuldu sjávandi hava tey neyðugu amboðini og vit skuldu brúka tey men eg haldi vit hava tey at brúka ta ikki eg haldi tað er tar stóra avbjóðingina um somu tíð so fingu vit tá í tvey túund og átta táð fingu vithesar játtanarkarmarnar inn og tað byrjaði øgiliga ambisiøst og um mann fekk líkasum um um várið hevði mann áðrenn hevði mann vara havt eina fíggjarløgarviðgerð um heystið nú hevði mann um várið eina viðgerð av ella játtanarkarmunum og tá vóru líkasum bara yvirskipaðir men so skifti tað sindur onkurntíða bleiv tað fór tú øgilga nógvir detaljur og so næstu ferð so varu tað so øgiliga yvirskipað so eg haldi at at teir karmarnir teir eru har enn men eg haldi at teir eru øgiliga nógvir útvatnaðir síðan teir komu so tað er eitt sindur spurningur um hvussu man brúkar teir ella hvør brúkar teir í uppskotinum stendur at síggja vit burtur frá áðrinum tvey túsund og sekstan tltvytúsnd og nítjan har útreiðslurnar verða í størri enn inntøkunar líkasíðani tvey túsund og átta og tað ikki tilfeldivís at atframsókn nevnir hesi árini tí attað eru undanfarna samgonga sum tey sjálvu sætt í og tað varta einaferð mann havt avlop verður sagt her vór tað soleiðsnar at undanfarna valskeið tá varð avlopið samanlagt ein komma fýra milliard av teimum vóru umleið ein komma tvær milliard forskattaðar pensjónir og fær mann eitt valskiiðl longur aftur so var taðvar tann stóri atfinningin móti tílandsstýri sað tá av millum annað framsókn ella teimum flokkum sum seinni komu samgongu at mann at hetta var líkasum at brúka pengar hjá okkara eftirkomaranum tað vil siga at hetta var nettupp at taka haldføri burtur men tað mmann reypar av at mann hevði avlop við teimum pengunum tí mann brúkti teir men men men samtíðis sigur mann vit kul hava amboð fyri at fyri ikki at brúka hesar pengarnar ein koma tvær milliardir vóru vóru vóru pensjónskjald forskattrarir pensjónir og tvær komma seks milliardir vóru blokstuðul og aðrar ríkisútreiðslur sum eg míni framsókn eisini vildi sleppa av við so so uttan hasar pengarnar so høvdu vit havt ein undirskot bog tvær komma fýra milliardir eisini tey árini tá við ongum arbeiðsloysi so at hað kann eg ja hatta kann eg svinka nokk s nógv aftur og fram øh men fvenda aftur hettaher uppskotið tað er eitt ár síðani tað var fyri seinast og eg dugi ikki at síggja at at tað er so ræðiga nógv broytt hetta árið eg veit at framsókn skrivar í viðmerkingum at at nú sær man líkasum nú hevur mann nakað annað at byggja tað á hví man skalggja tað fram aftur eg dugi ikki at síggja hetta árið er broytti so øgiliga nógv men sjálvandi fær sambandsflokkurin at at geva teg eina góða v

takk fyri tað er ein viðmerking frá ruttvang ger so væl takk fyri ja kanska tulki er eitt fólk skeivt men eg helt nemiliga at í sambandi við hesa seinastu fíggjarlógarviðgerðina har hevði mann eitt fornevnilsi av nógv størri ørkymlan hjá samgongufólki og ónøgdsemi við fíggjarstýringina og at mann var øgiliga at serliga hetta her við at mann mann ikki megnaði at hava eitt frægari úrslit á fíggjarlógini og tí helt eg kanska at vit vóru nærri einari ásannan av at vit verða noydd til at gera okkurt sum ger at vit vit stýra betur onkursvegna
men eg eg skilji at heldur abransen ikki sam
vmeiriíð akk fyrihelgiramsen gersvæfrú forkvina jú eg kann gott vera samdur tí at at tað er ørkymlan um mann er ikki nøgdur við úrslitið ella talið á botnlinjumi men eg tað sum eg royni at vísa á tað er tað tað er ikki tí at vit mangla amboð til at gera nakað annað altso visu vit vilja broyta talið á botnlinju so kundu vit altíð gera nakrar sparingar ot kundu altíð finna nakrar nýggjar inntøkur tað er nevnt næ altso amboðið niðar til tað men politiski viljin hann er nokk ikki til tað og eg trúgvi ikki at hnnveður nmari meiri við nærka sínum vali tí øll vilja hava meir pengar so so tað er ikki amboðin sum mangla tað er tað er viljin til at gera nakað øðrvísi tað er hann sum manglar t so og tí dugi ikki at síggja at eitt nýtt amboð fer at broytast so øgiliga nógv á tað men sum sagt vit fóra
umajáa tí ein góða viðgerð allíkavæl takk fyri takk fyri tann næsta røða verður serið í stemberg
fyri frú forkvina tað er framsókn sum leggur fram uppskot um fíggjarpolitiskt regluverk og onkunt um at rópt tað eisini fyri konjukturlóg eg minnist eisini at at hetta var nakað sum pál mikkelsen snakkaði um ofta og tað sum liggur aftanfyri tað er hett her við at mann má vil hava nøkur amboð til at kunna stýra búskapinum við og eisini hetta her við at kunna javna tær útreiðslurnar sum eru kanska yvirtí soleis at alt ikki verður gjørt í senn og at mann hyggur eftir nær mann eisini fyri mest fyri pengarnar summann til dømis kanska ikki setir stór arbeiðir í gongd tá ið hákonjukturur her men at mann hevur kanska sett nakað til viks soleiðis at mann kann seta arbeiðið í gongd tá ið tíðirnar eru verri so tað er sovrnið amboð soleiðis sum eg lesi eftiher at mann eftirlýsir og tað kunnu okur bara vera samd um beinanvegin at okur eisini hava tørv á okur síggja tað at útreiðslurnar vaksa skjótt og tey vaksa rættiliga nógv skjótari enn inntøkurnar og tað kennir ein og hvør frá sær sjálvum at at at tað tað kann so hvørfall ikki ganga serliga langa tíð tú kanst ikki blíva við a hava minusa kontíðini tí an seldur tá eitur eitt heilt land tað sær upp aftur verri út og tað stendur eisini her at í átta líka frá átta og fram til í dag so hava tað bara verið frá sekstan til nítjan bara verið tey árini har útreiðslurnar hava staðið mát vyði inntøkurnar og har mann hevur havt legri útreiðslur enn inntøkur og tað kann sjálvandi ikki blíva við at ganga og hvussu leingi fer mann atklára tað tað er einki dýrari í verðini enn at skylda pengar og tað r tað er líka mikið um tú er en einstaklingur ella land tað er tað er ikki mann kann siga tað er ikki burðardygt og tað er ikki haldført tað er sikkurt sama orð fyri fyri tað sama men tað er sjálvandi ikki gott fyri framtíðina og eg haldi at tað var nokk so rámandi tá ið fíggjarlógin var fyrri seinast at samgonguumboðini í fíggjarnevndini tey fóru kropp av kropp upp her og søgdi at fíggjarstýringin hjá okkum ikki í lagi men okur gjera einki við altso tað tað var eitt sindur tað sum stóð eftir tað var eitt øgiliga rámandi kritikkur innan úr samgonguni men tað bleiv ikki tað kom ikki eitt einasta broytingaruppskot um nakað eg skal taka eitt dømi um eitt um onnur stóru mál sum havi verið her inni sum mann veit hava neiiliga ávirkan á haldføri og tað var seg eisini á okra framtíð og tað er tær broytingar sum eisini eru gjørdar í ípensjónunum tað tað stað stóð beinleiðis í og teð blíivur sagt her uppi eisini av samgongulimum í fíggjarnevndini at hetta her uppskotið er øgiliga vánaligt fyri okra haldføri men okur gera tað allíkavæl tað er ikki ábyrgdarfullur politikkur tað tað haldi okur mugu vera vera samd um je sigi ikki tað at man ikki skal gera broytingar í pensjónini tað kannmann gott gera men so má mann tryggja tað at tær eru fíggjaðar og tað er nokk tað sum er eri munurin hesi síðstu trý árini at tað verið gjørdar øgiliga stórar broytingar sum ikki hava verið fíggjaðar tað hava eisini verið giliga stórar eykajáttanir tað vórðu tað eisini okra tíð og eisini ofta alforstórar men okur kláraðu at fíggja tær og tað hevur mann so ikki hevur mann so ikki gjørt nú eilig øgiliga lítlan mun gjørt nú og tað vita okur eisini at tað kann heldur ikki blíva við til at ganga og her er so eitt uppskot um hvussu mann kann prøva stýra tí fyri í landið man hevu ikki tikis at samlaða búskapin við man hyggur ikki eftir tilkommunala geiranum og øllum tí og tað er so tað er so eisini í ordan men eg minnist bara at at kristina háfoss hon royndi í svíni tíð hon kallaði bæði land og kommunur saman og eisini í esær stóru eg veiki ann kasn siga hat ia h sum liggja eitt sindur uttan fyri tað heila altso sev og tunnilsfeløg øltil onnur sum eisini uptaka stór lán og hava stór arbeiðir í gongd hon hevði allar teir partarnir á fundi fyri at snakka eitt sindur saman um at hvussu kunnu okur gera soleiðis at allir partar ikki seta arbeiði í gongd í senn tí at so feng mann for lítið fyri pengarnar og og tað var nokk so trupult og okkurt eydnaðist men men men tað sum sum sum stendur eitt sindur eftir tað var tað at at úrslitið bleiv á landi dríggjaði nakrar av sínum íløgum men restin koyrdi bara víðari so tað hevur verið øgiliga trupult sjálvt um mann hevur roynt at fáa gjørt nakað við við akkurát tað og eg skilji gott eð trupult tí at í nøkrum førum so brúkar mann heta her argumenti við at ta høvdu ringa tíðr kann man ikki byggja tí heda góða tíðe kann n hldisk byggja altso tað er tað er tað er nokk so ringt tað hevdu ringa tíðir sum ann ongar pengar eil høvdu góðar tíðir solis fekt ann ikki fyri pengarnar so hatta er eitt sindur trupult men mann noyðist at royna at gera tað soleiðis at mann fær nakar fyri pengarnar og okur síggja hvørfalli í løtuni at tað eru verkætlanir sum eru í gongd tað eru blívurnar so nógv nógv dýrari næstan alt næstan alt sum eg fari í gongd og blívi nógv dýrari og og tað verður longu verslað at tey uppskot sum eru í tinginum um um at hækka verklagslógir at tey fara ikki at ganga at halda so tað er okkurt sum tíðir upp á okur hava ein øgiliga heitan búskap um sum okur mugu gera nakað við og tann mátan man hav roynt at stýrt eitt lítið sindur her inni frá við hetta her við at hava karmar tað haldi eg man ma siga hevur ikki at fungerað tær tær hava ongantíð hildið og teir hava tað hevur faktiskt verið ein fíggjarlógarviðgerð ferð fra um ári og og eg eg veit mær vitandi hava teir so ongantíð hildið hvørfalt sum ætlanin var okur hava undirskot á fíggjarlógini og tað er ikki nøktandi okur í tjóðveldi vilja eisini hava ein sjálvberandi búskap og tí sígga okur eisini øiliga stórt í tí at mann eisini klárar at seta pengar av soleis at mann kann gera seg frælsari sum tjóð og og fáa størri sjálvræði upp á allar mátar og tað er tað er í løtuni trupult tá ið mann ikki hevur so mikið som yvirskot á fíggjarlógini búskaparráðið hr verið øgiliga lemjandi í sínum kritikki og sagt at at tað er ikki í lagi at blíva við at hava undirskot í so góðum tíðum tað var eisini kritikkur av okum tá var tað tð undirskotið ikki var nóg stórt nei yvirskotið ikki var nóg stórt og nú er kritikkurin at mann hevur undirskot í bestu tíðum og tað viða oku gott at at tað kemur aldrin veruliga at ganga so at okkurt má gerast og tí tí er hetta í hvørfall eitt boð og tí fari og sjávani
tata taka undir við tí takk fyri takk tann næstia røða er biljustinussen
fyri frú forkvinna tað eru framsókn sum hevur lagt uppskot fram um at vit skulu

ynskir at heita á landsstýrið um at fyrireika og leggja fyri løgtingið lógaruppskot um fíggjarpolitiskt regluverk

ein orsøk til hetta uppskotið er at við politikarar innanhýsis hava kanska ikki fult álit á hvørjum øðrum

framsókn kann við at fáa hetta lógaruppskotið samtykt halda sitandi samgongu í teymum so sitandi samgonga ikki er ábyrgdarleys fíggjarpolitiskt og sitandi samgonga tá ið og um vit nakrantíð koma aftur í andstøðu fara sikkurt at halda tað sama um samgonguna sum tá fer at sita at tað verður einki skil í teirra fíggjarpolitikki tí at vit eru tað r tað er tað sum ger ein stóran mun ímillum politisku flokkarnar tað er hvussu mann sær upp á kanska serliga fíggjarpolitikk og og tí vil mann royna at ja halda hvørjum øðrum í teymun við einum sovorðnum regluverki o eð vil siga tað at tað sum hevur týdning um

skipan skal rigga tað er at mann er samdur um nøkur felags mál um allir flokkar og politikarar eru samdir um at seta sær nøkur yvirskipað felags politisk mál so hevur ein sovorðin skipan virði og tað haldi eg er hvussu nakað sum vit alla tíðina eiga at royna at stremba eftir at ein samla politiskskipan blívur kann semjast um at hava nøkur fíggjarpolitisk mál til frama fyri okkara nútíð og framtíð og til framan fyri okkara børn í so máta so haldi eg at vit eiga í hvussu verða at taka positivt ímóti einum sovorðnum uppskoti sum er ein roynd at at útbyggja ta ta skipanina sum vit hava havt viðvið fíggjarkørmum sum so ella so tykist at vera ein skipan sum er sovnað eitt sindur og sum er stagnerað eitt sindur og sum ikki hevur víst seg at halda serliga væl í í í teyminum á politikarum tí tað eru ofta nokk so stór glopp ímillum tað sum vit eru samd um við fíggjarkørminum og so tað sum verður fíggjarlógin tá ið ið vit koma út á hestið eg haldi tað er áhugavert at viðgera hvussu mann kann gera sovorðnir regluverk og fyri nøkrum árum síðani so høvdu vit vitjan frá og sd og fingu fyrilestur frá fólkum haðani frá og har tosaðu tey eisini um ymisk prinsippir hvussu mann ger fíggjarlógir hvussu mann ger ger upp fíggjarlógir og eitt sum eg helt vera nokk so áhugavert tað var at har har vístu tey á at ein einuppgerðarmáti er at mann í einim fíggjarlóg fyri eitt land eigur at taka alt við tað vil siga at

pengar hava ikki størri virði sum sum sum tøkupeningur enn um teir standa í einum almennum aktivi um mann kann siga soleiðis tað vil siga at ein hálv milliard til dømis í einum búskapargrunni ella í um hann verður brúktur til at gera ein tunnil kunnu hava sama virði í í eini ognaruppgerð og akkurát akkurát tann partin av av teirrara framløgu dámdi mær stak væl tí eg haldi ati tá ið vit tosa um at framtíðartryggja samfelag so kann mann velja tann konservativa mátan at siga at vit goyma pengar á kistubotnunum tilverri tíðir men mann kann eisini velja hin mátan at siga tað at hesir pengarnir sum vit hava goymt kunnu teir gera gagn í samfelagnum ígjøgnum ein eini eini frameftir rættaðan íløgupolitikk millum annað at loysa upp í einum øki við at gera teimum eina betri atgongd geva teiinum betri undirstøðukervi og brúka teir pengarnar sum mann annars hevði bara goymt til at útbyggja undirstøðukervi til ávís øki í landinum so at hesi økini fara blomstra og blíva vakstrarøkir og sum verða við til at framtíðar tryggja komandi inntøkur hjá landskassanum fyri tær teir pengarnir sum vórðu goymdir burtur er tað ikki eisini ein máti at framtíðartryggja okkara samfelag tað haldi eg eri nakað sum mann mann eigur at hvussu verður tá ið mann fer at viðgera sovorð sum hettar her at mann eigur eisini at viðgera hvussu vit síggja upp á tað at at gera útbyggingar í einum samfelag við tí endamáli at framtíðartryggja samfelagi tað vil siga at gera tað meir liviligt í landinum sum skapar fólkavøkstur sum skapar upp aftur fleiri arbeiðspláss og sum skapar upp aftur størri búskaparvøkstur og upp aftur fleiri inntøkur í okkara felags kassa heldur enn at goyma pengarnar sum liggja deyðir og kanska pína onkur økir niður tí vit ikki hava ráð til at geva øllum pørtum av landinum ta undirstøðukervi og tær útbyggingar sum eru neyðugar fyri at økini skulu hava vakstrar møguleikar tað haldi eg ei man eiman alt hava við tá ið mann tá i man viðger sovorðt sum hettar soleiðis at at vit ikki bara kalla alt útreiðslur men at at vit veruliga fáa eyga á at samfelagsligar útbyggingar í størri mun eru grundarlag undir framtíðarinntøkum eru grundarlag undir at tryggja framtíðartryggja samfelagið til dømis tær velduíløgurnar vit gera nú í undirsjóvartunlar tað eru við til at framtíðar tryggja sandoynna og seinni suðuroynna sum partar av tí dinamiska føroyum sum hava víst seg at vaksa við øgiligari ferð hesi seinnu árini í mínari verð eingin ivi um at ein stórur partur av tí vøkstrinum vit hava havt kemur av tí at vit blíva nógv meir dinamisk vit blíva nógv meiri produktiv og vit vit útnytta resursurnar nógv betri og at fáa meir burturúr og skapa meiri virðir av av tí at undirstøðukervið blívur betri og betri og tí haldi eg at tá mann tosar um haldføri og framtíðartrygging av samfelagnum so er tað ein øgiliga týðandi partur men tá ið mann tá ið mann hyggur eftir tí sum búskaparfrøðingar leggja fram so er tað ofta meiri hitt at fleiri fleiri blíva pensjonistar og tað vera færri og færri hendur til at taka sær av pensjonistum so víðari og eg haldi at heildarmyndin um hvussu vit vaksa samfelagið fyri at fáa uppaftur størri fólkavøkstur o upp aftur fleiri sum kunnu vera við á arbeiðsmarknaðinum altso tann heildarmyndin haldi eg eru øgiliga kám ofta tá ið vit tá ið vit tosa um haldføri men eg havi virðing fyri

hjá framsókn og eg haldi at vit skulu geva hesum málinum tað vit skulu geva tí ta tíð og tað kjak sum neyðugt er í tá ið hetta kemur í fíggjarnevndina og vita um ikki okkurt gott
kann spyrjast burturúr takk fyri frú forkvinna
takk fyri ein viðmerking frá ruth vang ger so væl takk fyri ja tað ljóðar ordiliga gott at billum stinussen vil geva sínum ein kjansi í fíggjarnevndini eg eri sera samd við nógvum av tí sum billum stinussen sigur og púrur ósamd við onkrum øðrum men eg eri samd við tí at tær íløgurnar við gera tær er gagnaða okkum og serliga nógvar av teimum samferðsluíløgunum vit gera men tað merkir ikki at vit nøtirvuliga skulu gera allaryskt enn og til dømis hvussu mann hyggur eftir hvussu nógv tunnilsvirksemi eru í gongd í løtuni so og og tað er nógv trýst á at fara undir enn meira so eiga vit at hugsa okkum um altso kann okkurt bíða

ger so væl ja takk fyri frú forkvinna ja ella mann kann eisini venda myndini á høvdið og siga tað at summi ting hava bíðað alt for leingi og tað er kanska tíð at altíð komið upp í røkur nú tað er alt annað hvussu mann sær tað vit liva í einari øgiliga avbjóðandi tíð hvar ið hetta her við útboða eirspurningi og við prísum hevur hevur øgiliga ógvuslig útsving við sær og tað mugu vit sjálvandi hava fyri eyga eisini í tí fíggjarpolitikki sum verður rikin soleiðsnar at vit at vit ikki betala dupult fyri alt tá ið vit nú eru komin í hesa søguna so vit eru komin og tað er ringt at korona oyðilegði logistikku logistikkin kring allan heimin og at og flytføri og nú er hevur putin oyðlagt ein stóran part av prísmarknaðinum so tað eru stórar avbjóðingar tað er klárt

so er tað elsbett mersetis gunleysdótir ein viðmerking ger so vælja takk fyri harra formaður ja eg eri samd við røðarunum í at tað er øgiliga viktigt og neyðugt at vit framtíðartryggja okkara góða samfelag og fólk sum koma aðrastaðnir frá at tey beundra hvussu hvussu góðum standi hetta landið er í tá tað kemur til vegir og brýr og tunlar men eg legði eisini merki til at røðarin nevndi hetta her við eldraøki at vit mugu hugsa positivt itosa um tað akkurát sum tað eru líkasum ein byrða ella vit mugu vera positiv og tað haldi eg eisini henda samgongan verið góð til vit hava akkurát samtykt eitt uppskot um at ta vit tosa um sjúkradagpengar fólk sumá útsett pensjónina at tey verða eisini fevnd av sjúkradagpengum og tað skal síggjas ljósina av at tað skal loysa seg at arbeiða hjá hesum fólkunum og vit settu eisini nógv inn beinanveg soliðsinar at tað loysti seg at arbeiða hjá teimum eldru so eg haldi at vit vit hava gjørt henda samgongan saman við nógvum øðrum hava gjørt eitt

takk biljustinusen ger sovæltakk frú forkvinna ja tað er púra rætt sum elspet mersetis gunlesdóttur sigur og og elspet mersetis gunlesdótur varð framsøkin á økinum og tað eru nógvar nógv góð framtøk gjørd á almannaøkinum kanska vit hava verið í so vánaliga at latið ta fíggjarligu játtanina fylgt við tað eru tað eru tað eru stórar uppgávur at lyfta eisini átí fíggjarliga økinum fyri at liva upp til tær lógir sum vit hava samtyktar á á almannaøkinum hesi hesi árini men á pensjónsøkinum er eingin ivi um tað at tað at fólk eru longri arbeiðsmarknaðinum tað tey velja at vera longri arbeiðsmarknaðinum tað í sær sjálvum loysir eisini upp fyri nøkrum av teimum avbjóðingum sum vit annars hava siti og starvt niður í sum næstan ómøguligar at loysa og tað er sera gott og eg eri fegin um at samgonganhe megnað at at fórst ein so framsóknað politikk takk fyri
tak fyr errut vang næsta eigur orðið nú ger so væl
forkvinna ja vit leggja hetta uppskotið fram aftur hóast at vit løgdu sama uppskot fram fyri einum ári síðani á leið og sum eg longu havi sagt í onkrari viðmerking so helt eg kanska at stemningurin fór at verða jaligari tí at eg fornemmaði týðiliga til seinasta fíggjarlógarviðgerð at samgongufólk vóru sera ørkymlaði um fíggjarstýringina hjá landsstýrinum ella hjá samgonguni sum heild og tað eigur at vera so hjá einari borgarligari samgongu hjá mær er tað øgiliga grundleggjandi altso onkursvegna tá tá ið mann førir borgarligan politikk so væntar mann av borgarunum at teir líkasum taka ábyrgd av sær sjálvum at tað er skil í og at mann mann tekur ábyrgd av av sær og sínum og vissi mann vænta tað av borgarunum so má mann sørir meg eisini liva upp til tað sama frá borgarumsa síðu at vit umsita pengarnir skynsamt og ábyrgdarfult og tað verður sagt at mann skal hugsa um hvørja einastu krónu um hon liggur betri í lummanum hjá skattgjaldaranum ella um hon skal fara í landskassan tað haldi eg er eitt øgiliga gott prinsipp tí at borgarin vit snakka um at landskassin hevur brúk fyri pengum til tunlar og til til vælferð og tað eru púra samd um men borgarin hevur eisini brúk fyri pengunum til at gera sínar íløgur og til at fíggja sínar vælferð bara tað at fáa tak yvir høvdið her í høvuðsstaðnum kosta kanska upp til fýra fimm milliónir og tað hjálpir ikki uppá tað og vit hava akkurát lisið nú í miðlunum at vit faktiskt hava eitt hækkandi skattatrýst í føroyum

og tað var áhugavert at tað sum billjustinussen var inni á at vit ynskja at líkasum at leggja teymar á hesa samgonguna tí at vit halda og brúka fyri nógvar pengar og umvent ferð hevði støðan verið øvugt í fall nú sitandi samgonga hevði verið andstøða og tað er púra samdur og tað havi eg verið púra ærlig um altso eitt sindur karrikerað havi eg sagt ja men vissu vit koma aftur til kassan aftaná hesa samgonguna og og altso skuldu vit tíma at spart pengar soleiðis sum vit gjørdu undanfarna valskeiði til so ein einaferð at lata hesa samgonguna brúka teir pengarnir sum vit hava spart altso onkursvegna mátað vera ein ella onnur altso einella annar formur fyri kontrakt ella einari felags fatan av hvat er rímiligt at brúka og í veruleikanum so trúgvi eg at vit eru rímiliga samd um hvat er skynsamur fíggjarpolitikkur vit kunnu klandrast um eitt prosent henta við eitt prosent handan vegin og hvat er eitt prosent í mun til hvat og hvussu skal tað roknast og formular og hvat veit eg men vit eru nokk so samd um tvørtur um samgongu og andstøðu hvat er ein rímiligur rakstrarvøkstur og vit tey flestu av okkum eru hvussu er samd um at mann eigur at hava avlop í so góðum tíðum sum nú altso eg haldi t eru mann kann samanlíkna tað við at at í byrjanum á mánaðinum tá ið vit akkurát hava fingið løn jamen so vita vit at vit skulu hava eitt sindur av kontoini fyrstu dagarnar aftaná vit fáa løn tí at tað er ein mánaði áðrenn lønan kemur heninn inn aftur og tá ið bill siga jamen vit skulu brúka pengarnar meðan tær eru har so eigi billjustinussen at vita at tað er elli gamalt at aftan á góðar tíðir koma ringar tíðir tað er bíbilskt sjey góð ár og sjey ringár og tað hevur víst seg at halda so at vit fáa niðurgangstíðir tað er so sikkurt sum vist vit kunnu vóna at tær ikki vera serliga ógvusligar ikki so ógvusligar sum vit høvdu í hálvfemsunum og sum vit eisini høvdu í í fíggjakreppuni nú eri eg nokk so nógv mynda av eg plagi at siga eri eg eri mynda av kalda krígnum men eg eri eisini politiskt myndað av kreppuni í føroyum í hálvfemsunum túsundavísarføroyingum flutti av andilandinum í hálvfemsunum vegna kreppuna eg fór mótsettan veg eg flutti heim í tveyoghálvfems og tey fyrstu árini tá manglaði eitt ættarlið í føroyum helduvís gekk ikki lang tíð men tá lá samfelagið í sori vegna fíggjarligt ábyrgdarleysi og eg veit at undanfarni formaðuri hjá framsókn var eisini øgiliga nógv myndaður av tí og og hann var eisini virkin sum borgarstjóri tey árini og hann segði so mangan ongantíð aftur skuldi hann vera við til at føra sovorðnan fíggjarpolitikk

eg eg haldi eisini altso serliga í mun til komandi ættarlið altso vit hava havt hákonjuktur so leingi og vithv havt korona og vit hava kríggið í europa at tað er akkurátsum at mann hómar eina ásannan av at hetta fer ikki at vara avvhitt so tað hevur ikki bara verið ball viðhvørt tað var hansar e kenslulga av jamen hetta er enntá eitt morgunbal og hvat ætla vit ætla vit bara heilt stillisliga at sníkja okkum út gjøgnum hurðina og lata alt óruddið liggja til komandi ættarlið sum stendur við øllum óruddinum at at rudda

eiga at hava eitt avlop soleiðis sum tíðirnar eru nú vit eiga ikki at skriva rokningar til okkara børn og okkara barnabørn tað er tað vit gera í løtuni vit vita ikki hvat fyri fíggjarligar treytir okkara børn og barnabørn koma at liva undir og tí er tað púrasta ábyrgdarleyst akkurát innihaldið í hesum her fíggjarpolitiska regluverkinum altso hetta her er ætlað sum ein ein íblástur harta er ikki nakar leistir fyri akkurát hvussu mann skal gera og eg eri púra samd ír teimum sum siga jamen tann nyttar sikki einari lóg vissu viljin ikki er har og tað passar altso visti mann ikki hevur til hendsygt at føra ein skynsaman fíggjarpolitikk so skal mann ikki samtykkja nakað fíggjapolitiskt regluverk ella nakra busskettlóg tí tað fer at vera rættiliga nevnt at sleppa rundanum ta lógina visti mann virkuliga vil tað men eg trúgvi at vit vit ynskja øll

og nú tosaði onkur í samgonguni um alt hetta góða tey høvdu gjørt til dømis pensjónirnar ja og tað er einki galið við tí at gera raðfestingar tað sum bara var púrasta galið hjá tykkum var at tit gjørdu nakrar raðfestingar sum bara tað fyrsta árið kostaðu yvir hundrað milliónir og tað er ein útreiðsla sum fer at vaksa fyri hvørt ár har áttu tit at gjørt nakað sum samtíðis tók inn onkr aðrastaðni

lækkaða tænastustøði men tað veit mann eisini at tað eru vit ikki serliga sinnaði til og vit vita at tað er øgiliga torført at spara í rakstri vissi ikki tað skal raka onkra vælferð og tí má man næstan altíð at tá ið tú fært minni inntøkur úr landskassan av einari raðfesting jamen so ert tú noydd til at taka inn onkra aðrastaðni og ikki ein gong í í tilfeingisinntøkum eisini har hevur henda samgongan valt at taka munandi minni inn frá vinnuni og allíkavæl brúka nógv meiri pengar tað hangur ikki saman

og so er tað eisini hetta her at mann í størri størri mun finnur upp á kreativar loysnir hvørt eru tað góðar og í sær sjálvum er kanska hvør tann einasta góð eitttað seinasta sum mann eg byrjaði upp á tað er at lata bústaðir byggja stovnar tí at mann sær at mann skal gera allar tær tunlar og og eisini teir stovnar sum mann vil innan fyri fíggjarlógina jamen so er ikki pláss fyri øllum tí sum mann veit er neyðugt jamen so leggur mann ta uppgávuna uttanfyri mann leggur tað til bústaðir mann sleppur frá at fyrihalda seg til tað hvørja einasti fíggjarlóg og tað blívur eitt sindur avæ uti av oyði utiafssynd og tað var tað sum eyðkendi kreppuna í hálvfemsunum og fíggjarpolitikkinum í fýrsunum at mann misti yvirblikkið og tað haldi eg eisini er ein vaksandi vandi soleiðis sum vit stýra í løtuni við at leggja meira og meira uttan fyri fíggjarlógina tíðin hjá mær er
har takk fyri takk fyri tí fleiri viðmerkingar
far tann fyrsta frá elsbet mersetis gunleystóttur ger sovæl ja takk fyri harra formaður nú rut vang og eg situ her í løgtinginum nógv ár eg sat her eisini tá ið hon sat í samgongu og eg minnist ati eg helt at nøkur av tingunum sum tey gjørdu tay vóru ja tað kostaði øgiliga nógv og og nú sita við sjálvi í samgongu og mann fær sama kritikk bara umvent men samstundis so minnist eg ar tað minnist eg tí ikki so langt síðani mann royndi at gera nakrar sparingar innan fyri almannaalmannaverkið og tað var tí tað heitta ein tá eg var landsstýriskvinna í fíggjarnevndin bæði í andstøðu samgongu øll hoyttu í eini far nú og royn og svar innanfyri tillaga starv og tá ið mann gjørdi tað tá var tað ikki so ræðuliga væl móttikið og tí haldi eg at tað er øgiliga viktigt at vit skuldu ordiliga

a ruttvang ger sovælpúra púrasta samd við elspet mersedes gunlegsdóttur og eg var eisini rættiliga tilvita um akkurát hatta í sambandi við hasa sparingina og eg dugdi gott at síggja hatta er ikki populert men eg eg haldi at elsbet mersedes gunleysdóttur eg haldi ikki at hon hoyrdi eitt kritiskt orð frá mær fyri ta sparingina sjálvt um tað var øgiliga ópopulert tí eg hugsaði eg kann ikki standa her og snakka um sparingar og fíggjarligt skynsemi og so kritisera tá ið teir koma við einum einasta spari uppskotið kanska vóru tað fleiri viðvíkjandi okkara valskeiði tað sum var okkara stórur trupulleiki tað var verkætlanir sum fóru á sporðinum og tað er eisini eit manglandi politiskt yvirblikk men tað vóru ikki politiskar avgerðir sum førdu til tað og tað haldi eg er munurin á tykkum og okkum at tit taka nakrar avgerðir sum tit vita eru fíggjarliga óforsvarligar meðan vit ikki høvdu nóg góða stýring á nøkrum verkætlanum og tað haldi eg tað var ikki gott nokk hjá okkum tað reka eisini ein landsstýriskvinna upp á ta kontoðina og tað kundi nokk ikki vera øðrvísi tí tað var ikki gott nokk og tað kann heldur

takk fyri biljustinusen ger sovæl rutt vang end gav meg fyri at siga at vit skuldu brúka pengarnar meðan vit hava teir tað er ikki júst so eg havi sagt eg havi sagt at vit kunnu goyma pengar upp á ymiskar mátar vit pjøða ikki at goyma pengar sum tøkan pening í ein banka landskassin goymir í dag sínar pengar í umsetiligum lándsbrøðum og partabrøðum og øðrum men og esid segði at tað ber eisini til at goyma pengar millum annað í útbyggingun av samfelagnum í tunnlum í bústaðarmarknaðinum og aðrastaðir og tað er har eg haldi at vit eru forkonservativ ofta tá ið vit tosa um hetta her at at vit gera mun á hvussu vit goyma pengar eg haldi tað er skilabest fyri eitt land at goyma pengar sum samstundis eru við til at útbyggja samfelagið og tryggja tryggja vøkstur í samfelagnum skapa betri og liviligari umstøður í samfelagnum tú brennir ikki pengarnar av teir eru har men teir umsettir til
iv sum eru við
takk frá tvangjørsvæl takk fyri eg taki fullt undir við at vit raðfesta útbúgving av samfelagnum og tað góða við øllum í sínum tunlunum at at eingin kann fara at stava teimum tá ið teir eru har og teir hava eitt virði men eg hevði ynskt at vit dugdu betur at fordeila íløgurnar vit gera øgiliga nógv tá ið búskapurin er heitur tá fáa vit minni fyri pengarnar og tá ið vit so hava brúk fyri at seta gongd á búskapin ja men tá eru eingir pengar at seta gongd á búskapinum við at seta her við at mann sørir ein konjunktur eheh stimbrandi politikk staðin fyri tað burdi verið øvugt og tað er øgiliga torført tað má eg siga vit løgdu út í tvey túsund og fimtan við ein skattalætta og vit siga hyggja aftur á tíðina í dag so hugsi eg var tað rætt at leggja út við einum skattalætta í tvey túsund og fimtan men í veruleikanum vistu vit ikki at tíðirnar fóru at blíva so góðar sum teir blivu men tað gjørdu vit so og tað er hæddar har við at mann sær ikki so øgiliga langt inn
ne tíðin inn í framtíðina altíð takk fyri
takk johanes joensen ger so væl takk fyri frú forkvina eg kann vera samdur ruttvang í tí sum tey fóra fram við hesum uppskotunum at at mann má hyggja eftir einum einum fíggjarligum egluverki eg havi ofta saknað tað at mann mann hyggur eftir rakstrunum og ílegunum og hvat hevur mann ráð til komandi tíggju árini og ger mann eina ætlan har vit øll ein breið politisk semji er um hvat mann ynskir at raðfesta men oftani blívur tað soleiðis at tað blívur nakrar hósaloysnir gjørdar sum sum gera tað at alt bir skjóttir koppar og tí ei man at siga sum búskaparráðið sigur eisini at vit eiga at vera skynsom tá ið tíðirnar eru góðar so púra samdur í tí at mann má mann mán fáa eina breiðari
semja um hvussu mann ætlar raðfesta takk fyritakk
fyri ruttvang ger sovæl takk fyri ja stóri trupulleikin er jú at tað er óendaligt trýst á og og tað er alla tíðina góðar orsøkir til at brúka alt lítið sindur meira av pengum innan fyri øll økir og tá ið mann ikki hevur nakað loft á forbrúkinum jamen so er tað øgiliga skjótt at tað bara forbrúkið fær upp í topp eisini tí tað eru so nógvar atkvøður í forbrúki tí at øll halda seg hava brúk fyri onkrum fólk halda eisini at mann skal hava skynsama fíggjapolitikk men tey flestu halda at tað skulu brúkast pengar upp á akkurát tey og tí er tað haldi eg at ein loft eitt loft kann onkursvegna hjálpa okkum at innsíggja at tað ber ikki til at brúka óhavmar
av pengum takk fyri
ak soer ta bjarni kárasom petersen gesvætakk fyri frú forkvinna eitt sum eg hugsi ofta um tá tað kemur til hetta her altso vit vilja jú gjarna hava fíggjarstýringina hjá tí almenna skipað í ein loysn sum har tað eru nakrir karmar so at politiska skipanin veit hvat er at rudta við og har sum mann onkursvegna eisini diskuterar út frá einum felags frá teimum somu somu tølunum egentiliga ha tað er til hvørja fíggjarlógarviðgerð at vit at vit ikki blíva samd um hvør útreiðsluvøksturin er og hvør útreiðsluvøkstrin fyri rakstur er og so framvegis táhaldi eg er ófatiliga viktigt at mann fær felags grundarlag at diskutera út frá tí at tað skylda vit onkursvegna veljaranum hin parturin sum eg haldi kanska undanfarna samgongan gjørdi eitt sindur betri enn hendan tað er tað tá ið mann gjørdi tey átøkini mann setti sær fyri tá bleiv tað altanná líka fíggja í hesum førinum so haldi at mann bæði brúkar eina rúgvu uttan at taka tað inn fyri at fíggja átøkini og tekur generelt ikki tað inn sum
krevst fyri at reka tað samfelagið í dag
gersvætakk fyri ja og eg e eg trúgvi at tað er tann ørkymlanin sum sást aftur nú og at mann ergrar seg og tað vil eg so eisini siga núvar elspet mersedes gunlesdótturinni á hasin her tá mann so fór at spara altso tá ið tú so aftaná kemur við einum spariuppskoti tá er tað so forbanka torført staðin fyri vissi tú fíggjar tingini tá ið tú gjørt tar ja men so sært tú egentliga hvat kostar hetta tað at vit koma at brúka hundrað milliónir her jamen tað merkir jú at vit mugu heinta hesar her hundrað milliónirnar onkra aðrastaðni og vist tú bíðar til næsta ár at heinta tær hundrað milliónirnar ja men tá er tað so ræðuliga nógv tyngri tí tá hava fólk gloymt at tey fingu nakað fyri hasar hundrað milliónirnar
síðani er tað bjarni kárasom petersen sum fær orðið
fyri frú forkvina vit viðgera eitt uppskot frá frá ruttvang og ma sjálvum vegna framsókn um eitt fíggjarpolitiskt regluverk og fyri tey sum ikki vita hvat tað snýr seg um kann eg heilt stutt siga at tað er at fáa gjørt ein skipaðan loysn fyri hvussu mann politiskt smíðar saman tað fíggjarliga rásarúmið sum landið hevur í mun til bæði inntøkur gjøgnum skatt og avgjøld og so framvegis og í mun til útreiðslur bæði í til til vælferð og og annað tað er tað stutta av tí langa tað er nú einaferð soleiðis at eg sjálvur í øllum førum havi í í nógv nógv ár veri eitt sindur ja irriteraður inná fyri ikki at siga eitt sindur stúrin fyri og og keddur um at mann ikki megnar frá politiskari síðu at vera eitt sindur meira fíggjarliga ábyrgdarfullur eg haldi tað kanska serliga eg minnist væl áðrenn cfssamgongan tók við tvey túsund og fimtan áðrenn tað var tað á leið somu flokkar sum sita í dag tað var hall omaná hall oman hall á fíggjarlógini á hvørjum ári ta hevði verið eitt strukturelt undirskotið í øllum førum í morgen átta ár so tók sigfssamgongan við og har megnaði mann umframt at lyfta vælferðarstøðið rættiliga fitt og umframt at kunna raðfesta tey átøkini mann setti sær fyri øh megnaði mann eisini at hava eitt yvirskot á fíggjarlógina yvir ta fýra ára tíðarskeið upp á hálvar aðrar milliard taðer altaná líka nokk so nógvir og tað føli eg at hendan her samgongan ikki hevur sett sær fyri sjálvt um hon rópti øgiligt um ati tað var útreiðslugildi ííseinastu samgongu men mann kann bara staðfesta í øllum førum at tað hevur verið eitt satt útreiðslugildi tá tað kemur til hesa samgonguna samgongan hevur gjørt eina rúgvu av tingum nógv av teimum eru ordiliga góð men nógv av teimum kosta nógvar pengar og mann hevur ikki megnað at fíggja tey átøkini sum mann er plívin politiskt samdur um at fremja tað merkir tað at mann á hvørjum ári hevur eitt undirskot á fíggjarlógini og grundgevingin hvørt ár hevur verið næsta ár tá skulu eg bara síggja tað hevur so víst seg ikki hildið tey árini sum hava verið undir hesari samgonguni og tað er sjálvandi mín vón at til næstu fíggjarlóg jamen so fara vit at hava eitt yvirskot sum sum hevur týdning í tí stóra bílætinum tí at tað snýr seg um at hava ein ein almennan kassa sum er væl fyri tað er nú einaferð soleiðis at mann lærir nokk so tíðliga í barndóminum ella í lívinum ati tú mást ikki brúka meira enn tú hevur og tú má eisini seta av til verri tíðir tað er nokk so grundleggjandi privat ykonomiur visti tú spyrt meg og eg haldi eisini at tú kann gott draga tað upp á eitt eitt eitt politiskt støði at tá ið mann skipar eitt samfelag so má mann eisini ansa eftir at mann ikki brúkar meira n enn hvat mann far inn tað er nokk so grundleggjandi øh og tað haldi eg at at at føroyska politiska skipanin ikki bara hendan samgongan hevur verið ov vánalig til og tað er eisini tí at hetta her uppskotið kemur øh rutvang var eitt sindur inni á hesin her við at tað snýr seg um og framsókn hevur gjørt nógv burtur úr tí síðan vit bleiv stovnaði at mann vil gjarna hava ein fíggjarpolitikk sum er konjuktur javnandi tað vil siga tað at mann hevur pengar til yvirt tá ið tíðirnar blíva ringar til at kikstarta ykonomiuna aftur og tá ið tíðirnar so eru góðar jamen tá brúkar mann tað tann vælstandin til at fáa eitt sindur av pengum inn at goyma til verri tíðir tað eru nokk so grundleggjandi nokk so logiskt og og intuvitivt men allíkavæl so fær mann tað opimbært ikki til at hanga politiskt saman millum annað tí at ynskini í politikki eru nógv og tað er tað lættasta at brúka pengar og tað er ikki so politiskt taðn nemligt frá veljaransa síðu í øllum førum at taka pengar inn og ikki at brúka pengar so tað er kanska eitt sindur tragedian í politikki men tað er eisini tí at vit koma við hesum lógaruppskotunum tað er fyri at fáa tað í ein skipaðan karm soleiðis at t ikki verður appititturin ella tempramangi hjá politisku samansetingini her á tingi um hvussu úrslitið sær út við árslok øh og harafturat má mann minnast til at mann kann ikki forrosíggja framtíðina vit hava havt uppgangstíðir nú í í í nógv nógv ár og tað er av ymiskum orsøkum tað eru lá renta tað er nógvtilfeingi bæði fiskivinna og alivinna gongur væl vit hava fingið at triðja bein at standa á við ferðavinnuna oljuprísurin hevur verið søguliga lágur eg kundi hildið áfram tað hevur gjørt ein grórarbotn fyri ein eina nei orsaka eina føroyska búskaparmenning sum hevur aldrin sæð sín líka her í føroyum og allíkavæl megnar mann ikki í so søguliga góðum tíðum at at hava eitt yvirskot og tað haldi eg er egentiliga í ársins rætta týdningi ótrúligt men tá ið tað er sagt so haldi eg at so haldi eg at n mmann gloymir at hetta kann venda líka so skjótt sum tað kom fiskurin kann forsvinna líka skjótt sum mann kom vit síggja nú at rentan byrjar at hækka oljuprísirnar hava ikki verið so høgir sum teir síðani tvey túsund og fjúrtan ella hara leið sjálvt um teir eru øgiliga svingandi fyri tíðina orsakað av tí vanlukkuligu støðuni sum vit hava í ukraina og imflatiónin fyri ikki at snakka um hon fer allarhelst at fara galoperandi avstað ttey næstu næstu árini kanska serliga í usa men eisini í europa og tað er sjálvandi tí at vit mugu hava eitt sovorðt her fíggjarpolitiskt regluverk øh eg haldi at hendan her samgongan hevur ikki megnað ta uppgávuna serliga væl tíverri og eg haldi heldur ikki at vit kanska skulu síggja at vit fara nokk ikki at síggja tey næstu árini upp undir vali at tað er táman fer at stramma í og tátta í og ansa eftir kassanum tvørturímóti tá tað e væl ár so verður tað typiskt brúkt eitt sindur meira av pengum og tað fer at at gera okkara fíggjarstøðu upp aftur veikari tíverri men vónandi taki e feil vónandi fer samgongan at megna at fáa eitt yvirskot og megna at halda aftur í útreiðslunum og kanska skaffa nakrar eyka inntøkur men tað er eitt sindur møsamt tí mann hevur á hvørjum ári staðið her uppi til fíggjarlógarviðgerðina og ávarað ímóti hvussu ring fíggjarstøðan er um mann hevur ávarað tey sum hava kanska verið mest harðbalt og verbal tá ið undanfarna samgonga sat og tosaðu um hvussu ringt skil var á fíggjarstýringina eg haldi at tað bliknar eitt sindur til samanberingar við hvat vit síggja í dag og hóast mann hevur fingið áhaldandi ávaringar bæði frá andstøðuna og frá búskaparráðnum og so framvegis so megnar mann ikki politiskt at tryggja eitt fíggjarligt haldføri í teimum almennu kassunum og tað er tí frú forkvinna at eg ikki føli at eg havi nakað væl øh tað er á tvetrý ein donsk kanal ein sending sum eitur luksusfeløgin luksusfeløgin tað er ein sending har sum mann kann melda fólk sum ikki klára seg so væl at halda stýr upp á sínar pengar tey blíva meldaður til hesa sendingina og so fær mann nakrir serfrøðingar innan fyri privatøkonomi til at ráðgeva og leggja beskett fyri tey soleiðis at tey framhaldandi ikki leggja seg í for stóra skuld og soleiðis at tey fáa skil upp á sín privat ykonomi og samgongan hevur nú áhaldandi ikki megnað at havt eitt yvirskot á fíggjarlógina og tað merkir tað at vissi nú tað ikki hendir nakað vissi nú ikki man fer at samtykkja hetta uppskotið so kenni eg meg noyddan til at melda hesa samgonguna til eina episodu av luksusfeløgi tað gongur simpulten ikki longur at vit ikki fáa danski serfrøðingar fortelja hvussu mann hevur hvussu mann fær skil upp á pengarnar og vissi mann koyrir við tí loysnum sum mann hevur koyrt upp á leingi nú h og vissi mann ikki sær meiningina í eitt fíggjarpolitiskt regluverk sum framsókn leggur upp til jamen so kenni eg meg noyddan at fara inn á trífalda tíð við og melda landsstýrið og samgonguna til næstu seson
takk fyri har fá mær ja takk takk fyri næsturðógari er elisabet
ulavsø ger so væl ja takk fyri harra formaður tá situr mær eitt sindur undrandi tá ið ið tá ið bjarni karasson spælirso kom gularót at hann tekur undirvið teg við stórsa øllum sum hendan ggan komi við har hugsi eg um tunlarnorður fjall og hesi ymisku heimini sum mann byggir til fólk við serligum avbjóðing tað kostar men tað er ein raðfesting eg haldi ikki at tað er vert eina luksusfeløgi yvirhøvur ikki nú haldi eg mann skal vera eitt sindur seriøsur og vera glaður fyri at hendan borgarliga samgongan hevur raðfest tey við serligum tørvi men tað kostar og vit eru við lig til at betala tað og raðfesta tað økið grundin til at eg fór upp her tað var tað tað var eina viðmerking til rut vang øh hon nevnir hetta her við at mann leggur ella mann fíggjaríløgur uttan fyri sjálva fíggjarlógina og hon nevnir bústaðir rætt er tað at bústaðir finguð heimild undir hesari samgonguni at fáa eina laniheimild upp á eina hálva sirka hálva milliard fyri at byggja firð at byggja firð tvey hundrað og hálvtrýss milliónir av teimum eru til vanligar øíbúðir og hinar tvey hundrað milliónar eg vænti tað sum ruttvang mína við at tær eru til serligar verkætlanir serligar verkætlanir tað kunnu vera lestraríbúðir tað kunnu vera íbúðir til fólk við serligum avbjóðingum og eg skal skunda mær at siga at hesi fólkini sum fara búgva í einum lestraríbúð hesi fólkini sum ava serligar avbjóðingar sum fara á leiða tey betala leiðu upp á sama máta sum tey sum búgva í vanligum íbúðum so har eru so eingin munur tað sum mann eisini nevnt tað er at mann mann hevur snakkað um barnabústovrnar og har skal eg skunda mær at siga sum tað er í løtuni sum tað hevur verið leingi so leiðar almannaverkið fleiri støð ella bústaðir ella heim til til hesi børnini sum eru flutt heima ella tikin úr heiminum øhtá ið tað kemur til hetta at at mann skal halda seg tiltað fíggjarliga hetta her við kørminum og mann skal ikki brúka meir og so er tað so bskyldar mann hvønn annan fyri at brúka meira enn hin og sovíðari eg havi verið so mikið leingi í hesum geyminum at tey sum sita í einim samgongu tað sum er man sig ofta tann mest fornemma uppgávan hjá teimum tað er at raðfesta hvat tey skulu gera men eg vænti at altso tað sum mann ma tað er at samgonga og andstøða kunnu blíva samd um ein karm annars verður tað upp á sama máta sum sum tað er nú at tað er ein samgonga fyri og onnur eftir og so situr mann uppí skylda hvønn annan fyri hvør er brúkt meir og hvør spartminnini og so víðari so víðari sjálvur tá ið eg var landsstýriskvinna so kom eg við einum uppskoti um at spara og tað var í samband við tað er kanska lægnarspeisemi tað var eitt uppskot sum í sambandi viðeitt uppskot t frá seinastu samgongu sum gjørdu sítt til at tað bleiv so øgiliga dýrt útreiðsluna vágsmansiur øso øgiliga nógv og tað heittu á meg har í fíggjarnevndini samgonga andstøða elsbett varcetes farið nú fari nú og royn og finna eina sparing har og eg royndi at gera hatta so liðarliga sum tú høvur bar til og tá ið tað kemur har í løgtingið so er tað hjá fylgiligt skeiv máti mann gjerdi upp á mann skald gerat upá onkran annan máta og tá var tað so lempuligt sum tað yvirhøvur ber til so tað er øgiliga ringt at koma við nøkrum sparingum tað tað kann eg heilsa og siga øhso harra formaður tað var altso grund til eg fór uppi tað bara líkasum at gera tað greitt at tey sum tey sum fara at búgva í hesum íbúðum til fólk við serligum avbjóðingum tey betala leiði bara at fáa tað upp á pláss so har er har haldi eg
ikki mann skal hugsa um nakrar mismunir somata takk fyri harra formaður
akedvar jacobsen ena viðmerkingtakk fyra hara formaður eg haldi g altíð tað er áhugavert at vera við einum sovorðnum kjakið um okkara búskap nú bleiv tað sagt í áðni at at vit skuldu í luksusvellima agrunda undirskotið men fíggjarætlan sum bleivu lagt fram hon hevur fýraogtrýss milliónir yvirskot og tað eru nakrar raðfestingar sum vit hava gjørt og tað er øgiliga týdningarmikið vit hava raðfesti nakrar stovnar runt landið sum eru í gongd og tað verða mansigr nøkrur menniskjur koma at flyta inn í hesa stovnan og tað er ein øgiliga stórur tørvur mann kann sjálvandi eisini velja at hugsa sær at fara at gera teir men kanska ikki seta bolaverkætlanirnar so so blívur yvirskot tað størri men fyri tey sum skulu brúka tænasturnar hevur tað meir týdning í at at tað blívur avgreitt og og tað kann skapa gleði út í samfelag

so er tað lsbet mersetis ja takk fyri harra formaður tað er akkurát har eg eri at vissu ið mann vil nøkur ting mann fer at raðfesta so kostar tað og tað kostar nógv er tað fólk maneu raðfest mann hesi ymisku heimini so kostar tað og tað kostar nógv til dømiseg tá ið mýra tá eg setti og spakan í har upp í mýruni til fólk við menningartarni ella serligum avbjóðingum eg meini tað er tað fyrsta heimið vissu minnis rætt til fólk við menningartarni sum anner bygt her í havn síðani eirargarði og tað er fjøruti ár síðani fjøruti ár síðani og tað sigur seg sjálvt tá ið vit fara at raðfesta millum annað hetta tunlarorfjall sandoyartunnilin eysturoyartunnilin vit eru øll við so kosta tað tað niktar einki spæla korm gularót og kalla okkum fyri ikki duga økonomi samstundis sum mann tekur undir við øllum men gloym ikki
vit hava eitt yvirskot takk fyri
so er tað ruttvang sum fær eina viðmerkingja nú verður tað sagt fýraogtrýss milliónir men tað tað tann upphæddin minkaði jú munandi tá ið tað kom í tingi so at tað bleiv eitt nógv nógv minni avlop eg skal fara eftirkanna akkurát hvat tað endaði við eg minnistúg ikki talið í høvdinum men tað var munan di minni hetta við at leggja uttan fyri fíggjarlógina viðhvørti gevta meining eg eri slett ikki altíð prinsipielt ímóti tí vandin er bara at vit missa yvirblikkir og vit halda bara at alt sum er uttan fyri fíggjarlógina hevur tað fínt og so eitt afturat heta her við at vera andstøða og eg haldi at vit hava eina vit hava eisini eina ábyrgd sum andstøða at geva samgonguni eitt kvalifiserað mótspæl faktiskt setti eg nokk so nóg prís upp á at tit koyrdu so nógv á búskaparpolitikkin hjá undanfarni samgongu tí tað gjørdu tað lættari hjá okkum at halda aftur og tað síggi eg

so er tað elspet mersedis gunlestóttir gersuvæltakk fyri harra formaður nú veit eg ikki ordiliga hvat ið rutt vang meinar við at tað hildu aftur akkurát hetta sparaði uppskotið eg kom við hendan dagin tað er nemliga akkurát seinasta samgongan som broytti tað soleiðisn at tað bleiv so tað fór at kosta so nógv og og so hetta her við at tað ber il ja sjófylgiligt vissi mann ikki byggir so brúkar tú held ikki pengar eg hugsi um hetta her innan fyri almannaøkið tað tað verður mangan sagt at tað tað er so skjótt at siga so at tað ikki bleiv nagligt settur í men tað bleiv ikki bygd eitt hoim tey fýra árini ov longri enn tað sjálvfylgiligt so spar mann teir pengarnar men tað má og skal byggjast fyri fólk við serligum tørvi og tað er tað vit hava raðfest og tað kostar og vit hava valt at raðfesta tað og vit hava eisini valt at raðfesta okkara kæru fólkapensjonistar takk fyri harra formaður
ja so eru tað ikki fleiri sum hava biðið um orðið so er orðaskiftið endað og hetta málið tað verður beint í fíggjarnevndina til víðari viðgerð ja eg skal boða frá tað síðsta málið sum er á skránni í dag uppskot til samtyktar um føroyskt heiðurstaki tað ver tikið av skránni í dag tað kemur so á skránna eina aðru ferð í komandi viku sikkurt so er tað er heldur eingin framløga ella tað er eingin framløga so tað er ikki so tað eru ikki fleiri mál til hendan fundin tingfundur ver aftur í morgin klokkan tíggju átjanunda mars klokkan tíggju og tá er skráin hentan tað er onnur viðgerð av løgtsmál nummar hálvfjerðs uppskot til samtyktar um sáttmála millum føroyar og europasamveldu um luttøku føroya og samstarvsætlaninum samveldisins onnur viðger av løgtingsmál nummar einoghálvfjerðs uppskot til løgtinslóg um broyting í løgtslóg um frítíðivi løn onnurviðgerð av løgtingsmáli nummar seksogtretivu uppskot til løgtslóg um broyting í løgslóg um ræði um málum om málsøkjum síðani er fyrsta viðgerð av løgtsmál nummar ein hundrað og trýogtjúgu uppskot til samtyktar um tilráðingar frá norðurlandaráðnum einogtjúgu um frágreiðing um virkiráðsins í í tvey túsund o einogtjúgu og so er fyrsta viðgerð av uppskotið til samtyktar um atkomu fyri allar borgarar til almennar heimasíðuappir og framløgur eisini á skránni so so er hesin fundur lokin